so er tingfundur settur og vit fara til dagsskránna í dag mikudagin seytjanda mars fyrsta á skránni í dag er ein atkvøðugreiðsla hon er um skrivligan fyrispurning nummar s sstriga níggju tvey túsund og tjúgu og hann e til løgmann frá ingilín didreksen strøm viðvíkjandi samtykkisgrundaðari neyðtøku lóggávu og vit skulu so atkvøða um tað og um eingin mælir ímóti so fari egat mæla til at vit uttan atkvøðugreiðslu samtykkja at hesin spurningurin skal svarast tað er samtykt og so er tað avgreitt í dag og vit fara nú til fyrstu viðgerð og tað er soleiðis at vit fara at viðgera trý mál undir einum tað er fyrsta viðgerð á løgtsmál nummar hundrað og fimm uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um parta uv smápartafeløgu vinnufelagslógin annorning við krafttretinvu forferðina av lóg um viðsæarverdstrivin i virksemhetir vinnu fyritøkulógin og annorning um íkraftretivu forferðina av lóg um vrvstrivindi fond fylgibroytingar til broytingar í grannskoðararlógini og um at seta í gildi e s p i e fyriskipan tað var heitið á tí fyrsta lógaruppskotinum og vit viðgera eisini fyrsta also er fyrstu viðgerð av løgsmáln um hundrað og seks við løgnslóg um broyting løgslóg um góðkendar grannskoðarargskoðanarvirki tað er grannskoðararlógin um at seta í gildi broytingar í áttandavinnufelagsdirektivunum og annað og vit viðgera samstundis løgtingsmál nummar hundrað og sjey tað er uppskot til løgtinslóg um serliga treytir fyri lógarálagdari grannskoðarnir av fyritøkum av almennum áhuga og tað er tað sum eitur p i e fyri skipanini so skulu vit biðja um framsøgumenn fyri fólkaflokkin er tað beini johannesen fyri javnaðarflokkin bjarni hammer fyri sambandsflokkin jóhandal fyri tjóðveldið bjørt samuelsen fyri miðflokkin billjustinussen og fyri
framsókn bjarni kárason petersen tað eru framsøgufólkini og nú fær

ja sum sagt so hava vit tað eru tríggjar ymsar lógurreglur viðgerðar tað er vinnufelagalógin grannskoðrarlógin og uppskot til løgtinslógin serliga tretið fyri lógarálagdar grannskoðan av fyritøkum av almennum áhuga pi efyriskipan og tað er so sær att grannskoðararøki tað er undir tættar altjóðar og altso regulering og eisini í es og lóggávunin í føroyum hon hevur verið og eisini í grannalondunum honur verið rættiliga eins og og tað er so sær at í dag sr føroyska gkrarlegin hon er í grundara ti donsku sum síðan er grundað á es lóggávu og eisini tað áttanda vinnufelagað direktivi hjá es øtað er so sær at sjálvan mann kann líkasum set hetta spurningin um vit kanska oftani gloypa teir stóru bitarnir sum koma við hesæri es lóggávuum øðrum meni men í akkurát í hesum førinum so er tað so sær at at at kanska føroyski grannskoðar kunnu virka bestan mun sum gjørligt so metir mann tað at tað er at vit mugu royna at fylgja teimum altjóða lóggávunum og atroyna at liva upp til tey krøvini sum eru tí at til dømis so eru tað føroyskar fyritøkur sum virka á líka sum altjóða stigið altso tað eru altso tað eru bankar sum hava virksemi í fleirum londum sumføroyskur grannskoðaragrannskoðan og t saman viðfeløganum sum eruskráseta virðisbrævskoáanum so á tí søðini so er tað gott at vit gera lóggávu sum

atat okkara føroyskir grannskoðarar kunnu vera við í at gera tílík arbeiði og at tílíka arbeiða ikki so baða tí mann ikki hevur í lóggávun í ordan fara av landinum so tað er hvørtfalt positivt og hetta er so fyrst feri síðani tveytsn fimtan at mann

so haldi eg tað er gott at mann hevur frá vinnumálaráðnum hevur tikið nakað av kanska tí kritikkpunktunum sum fleiri høvdi í mun til at mann hevði kanska í so strongd krøv mun til føroysk forhold og summum førum kanska strangari enn í es at mann so hevur tillagað uppskotið eftir tí vit hava kanska serliga nú vit hava tosað eitt sindur í nógv um bankar tosað nógv um teystrongu krøvini sum mann hevur tey ikki altíð er eftir føroyskum forholdum og haldi at tað er hkorfa gott at mann í hesum er uppskotunm hevur lurtað eftirhoyringspartinum og roynt at tillaga krøvini so sær at tey passa ber til føroysk forhold í muti til es og men hyggja vit at horingsskrivinim so er tað kanska onkustaðni har iðhar mann tosað um at at kanska ikki heiltnakað sum ikkibro sm e segði kanska eri mann er ónøgdur við millum annað tað at tað við bøtum at at mann skal gjalda bót fyri at visti mann ikki hevur upplyt nøkur krøv og at í summu førum sum kann tað vera stórar upphæftur sum eru teir somu summu í es og og tað kundi veri egiliga stórar fyri eina føroyska fyritøku í mun til kanska eina í es ella í danmark sum hevur fleiri húsundfólk arbeiða ímuti til eina føroyska sum erg hálvtrýss at bótin kann vera líka stór so at tað burdi mann fingið lýstsindur betur um hví mann ger akkurát tað mann heldur teg vera neyðugt snd stendru í viðmerkingum her beint og í summum førum meni táð eisini hoyra kanska teir partarnir av vinnurni at vita um teir hvat teir halda og so er ta eisini onkrar viðmerkingar um heta her við rotatiónsreglum tað at summar fyritøkur stórar tæeru kanska tær sum verða nevndar pe fyritøkur tær eru undir serligum treytum og at sama so ar tað so sær at tað er rotatiónsreglur galdandi tá tað kemur í granngrannskoðan tað at tað er at mann skal skifta grannskoðan og mann skal atmann skal helst ja mann skal skifta tað fyri at tryggja óhefni og annað men so er spurningur um tað er samanberuligt mun til føroyar altso tá mann tosar um es og annað at tað eru nógvar og stórar fyritøkur sum liva upp til tey krøvini sum skulu til at grannskoðarn sovornar fyritøku men í føroyum eru tað ikki í saman mun líka nógvar so um taðr fórium kanska tað føroyska samfelagi ov lítið til akkurát hesa e regluna men eg haldi sum so so eru taðso eru tay aðrir partar av lógin kanska eri vísao streng so haldi eg í mun til okkara samfelag so burdi verið tikið upp í nevndini og hetta fer so vinnunevndina har eg vænti at har hetta málið skal fáa góða viðgerð og har eg vænti at vit fara at kalla teir teir relevantir hoyringspartarnir
takk fyri ja takk tað er ein
eina viðmerking uni rasmussen ger su væl takk fyri ja tað er gott at mann tilpassar sovrgar reglar soleiðis at mann kann arbeiða hvar tað skal vera men eg hugsi eisini sum beinir var inni á hetta her við at rotera at forholdini eru so mikir smá í føroyum at at tað kann vera ein vandi í teimum krøvunum upp á tann mátan at at vissu bankar skulu rotera til fleiri so kann mann eisini riskera at at teir ikki hava pappírini til at taka ímóti teimum aftur tí tað skal heldur ikki vera for lang tíð ímillum atmannin hevur bankar undir sær so so tað kann vera ein vandi í tí altso vist mann samanlíknar við ein skipara sum fær forboð fyri at vera skipari og so eina tíð seinni so fær hann loyvi at sigla aftur sum skipari men tá ær pappírini útgingin so hann má taka tað av nýggjum altso tann vandin er til staðar tá ið tað blíva so mikið fá feløg also so pá tann mátan kann mann leggja upp til at mann vil hava

beinir johannesen ja takk fyri og tað ersum mun rassuse sigur so kannað hetta vera í mun til at føroyar eru eitt lítið samfelag at at tað kann vera øgiliga ja og og tað at tað eru so smá altso tað er e ája ikki eitt lítið tal av fyritøkum sum koma undir akkurát hetta her so er tað skjótt til at tað eru fleiri sum missa kurat tann førleikan atgrannskoðar efti herviseta verður vissuhesær reglurnar koma í gildi so hetta her skal lýsast hvortá betri og mann skal hoyra tí ymsku vinklarnir um at heta her

sum undanfarni røðara vísir á so er tað eingin ivi um at hetta herer eitt av teimum uppskotunum sum eru øgiliga rúgvusmikil og eru øgiligani torskilt fyri tann vanliga tann vanliga mannum og kvinnuna ella borgarum ella eisini løgtingslimin tað er eingin ivi um tað hetta er endamálið við uppskotinum øllum er við at tryggja at føroyskt lóggávu á grannskoðararøkinum er á sama støði og lóggávan í londunum sum okur vanliga samanbera okkum við og í samsvari við es reglur hetta vísir aftur á at es e u regelativ har sum er sum bleiv broytt fyri nøgrum árim síðan har sum føroyingarnir ikki komu við n eg prøvaði t hyggja eitt sindur inni á netinum eftir tí og tað vísti eg at tað er óalmindiliga rúgvusmikið og ja tað eru øllum førum tikið nógvar dagar og koma gjøgnum tað vist tað skuldi verið at mann skuldi fara gjøgnum tað sum mann skuldi summan er farin gjøgnum hetta her í samband við sum beini johannesen eisini vísti á so víer tjá tann føroyska grannskoðararlógin hon vísir alur ti donsku sum aftur vs víðari til tað tað í eu og tað og krøvini á hesum her tey bara hækka krøvini hækka og har har førurt so eisini eftirlitð við tí so tað er eingin ivi um at meira hægri krøvini hækka meira eftirlit verður sum sjálvandi er gott og mann má fylgja við sjálvt um oftan eg haldi at føroyar sum er eitt lítið land tað er eingin niður umtí heta e eitt lítið land okur samanberingum við kemtistóru lond og tað er tey londini sum okur eisini samanberingur við og eisini at føroyskar fyritøkur verða settar oftani í bás við kempialtjóða fyritøku men hetta eru nøkur hetta eru nøkur ting sum vinnumálaráðið noyðist at fylgja upp og noyðist at eittanasstað at liva upp til millum annað eta fyritøkur sum hava havt stóran stóra áhuga sum eitur p i efyritøkur eg fanntað ikki uppskotinum men eg stóð tað so upp tað vísi seg at vera tað eru tað eru stórar fyritøkur við almennum áhuga kann mann kalla tað til dømis bankaeindir sum eru stórar tað kann vera á tryggingarafeløg børt skrásetta fyritøkur har etu so í føroyum vil tað so verið til dømis til dømis bakkafrost vildi so komið undir hesum har vísir har vísa til dømis noma á at teir eru eitt sindur mangnir fyri at tað er ett sinur bangnir fyri hvussu tað fer at vera við at skráseta serliga hesa her almennu fyritøkurnar tí hvat er við teir bangnir fyri at missa nøkur rættindur mítt klóka høvd sum mann sigur dugir ikki at síggja tað tí at hvussu skal eg vita tað sjálvur eg síggi eisini her at tað er eisini ivamál í har sum føroya tað eitur felagið føroyski grannskoðarar teir seta nakrar nakrar ivaspurningar og halda at tað eru nøkur feilur í hesum uppskotunum sum vísa til hettir her tíggju áraskeiði runni í mun til tað sum er niðri um tað er ein feilur ella ikki tað veit eg ikki men teir meina at teir kunna missa nakrar førleikar og nøkur loyvir av hesum her uppskotinum tað er nakað sum okur ikki fáa greiða á í dag øllu førðum ikki okur her kanska landsstýrismaðurin veit eitt lítið sindur um tað tí hetta er sum sagt nøkur torskild uppskot eg minst hennikold pata taka a il hetta her e eitt av teimum uppskotunum at mann skal fáa hsi tretivu spesialistan innan fyri akkurát hetta økið at seta seg saman í nokk so langa tíð fyri at fáa greiða á tí men eg veit frá frá hoyringsraðarunum har verður nógv víst aftur til hoyringssvarið sum ger her frá tveyogtjúgunda desembur í tjúgu sum føroyski grannskoðarar koma við tað vísir so tað at teir at tet gjørt tattgott arbeiði og teir royna veruliga ati tær royna veruliga at koma at koma ígjøgnum heta her og royna at finna tað besta burtur úr tí men tað kunnu okur nokk bara fáa staðfest heilt inni í viðgerðina í vinnunevndini tað eri eg sjálvur ivirvístur um tí sjálvt um hetta her er hetta rakar sjálvandi ein smalan skara av gí føroyum tí grannskoðarar eru ikki so heilt ekstremt nógvir í føroyum tað eru kanska nógvir ímun til fólkadali í føroyumen tað eru ikki so nógvir tí at eitt sum er undirstrikað eisini í hesum her lógaruppskotinum ella hoyringsvørunum tað er tað at tað er tað at annars skriva grannskoðarnir kunnu teir upplýsa at tað ikki er full semja í hesum hoyringsvarinum ná í hesum her hesum her uppleggunum sum eru komin á komna niðanum tingi men so kann mann eisini siga víðari hvussu ofta eta full semja allasteðis um eitthvørt lógaruppskot hvussu ofta er ta tað tað haldi eg ikki tað er tað hoyrir okur dagliga í øllum øðrum uppskotum sum eisini eru væl minni rúgvusmikil enn hvat hetta er

uppskotini eru tey eru áhugaverd tí tað eri so fremmandakend frá okum vanligum tingfólkum tað er tey hetta er fremmandakend tí verður tað spennandi og áhugavert at fáa viðgerðina í gongd í vinnunevndini og veruligani fáa eina greiða fatan um júst hvat hetta ávirkar í føroyum positivt og hvat tað ávirkar føroyum negativt og so mugur taka tað harfrá vanlig víst t at tey koma sær heilt stór rúgvusmikið uppskotinum niðan tingið so fáa tey konska ikki ta viðgerðina tey hava forkent tí at tað er eitlannastað so innviklað men tað haldi eg ikki at te skal fara tí at mann sær her mann finnur setningar í hesum í hoyringsvórðinum har sum tað verða sett nøkur spurngartekin hasin grannskoðarin halda at teir kunna missa nøkur rættindir teir halda teir kunna missa arbeiðið so teir ikki kunna sleppa at at grannskoða ting ella feløg sum teir hava granskað og árunn tí er ta mín vón og tað veit eg eisini tað fer at gera vera at okur fara at fáa staðfest alt hvat vendir upp og hvat vendir niður í vinnunevndini og so koma út við einum skilagóðum áliti harviðvíkjandi

jóhandal fær eina viðmerking ja takfyri hara formaður hetta her við p fyritøkum og og grannskoðani og krav til til teir eg hali atað r øgiliga umráðandi at mann hevur hesa rutasiónsskipanina galdandi tí at sum tað verður sagt í onkrum av hoyringsskrivunum so er tað soleiðis at vist mann ikki hevur hevur praktiskar grannskoðanar royndir alla tíðina at vera inni í arfígingarfyritøkur so missir mann faktisktaær adrosatiónirnar sum mann hevur havt tilat kuna at gera tað so eg undi hugsa umat hoyrt frá bjarni hammer at mann ikki heldur eisini tað at sjálvtumann er yvir fáu grannskoðaravirkir at so eigur mann hvussur at tryggja tað at tey sum eru at einar ávísar stødd kunna hava møguleikar fyri at vera við til at fíggja teir størru tey størru virkini sum tryggingarfeløg og og fíggjarstovnar annars
skulu okra trupulleikar við einum monopoli í belgia takk fyri at hoyra mær
takkra formaður nei eg eri fullsamd eg eri púra samdur við johandal í í tí at okur noyðast at hava hasær rodatiónsskipanina tí at tað ber ikki til at vissu føroyingar missa atlarsínar førleikarar at mann skal fara út eittanas tað og keypa sær nakar so kanlað spesialistar sum koma aðrastaðni frá okur munnu hava førleikarnar í føroyum og okur munnu eisini ansa eftir júst sum jóhandal vísir á okur kunnu ikki bara hava ein tað kann ikki bara vera ein ella eitt felag okur munnu hava meir enn eitt soleiðis at tú ikki verður uppstendur nakað munopol tað verður eisini víst á at tað er heldur ikki semja um hasar rudatiónsreglarnar men tí er tað eisini viktigt at okur til dømis ikki bara fáa felagið fyri føroyskar grannskoðarar inn kunnuku eisini fáa onnur januar nomo ella hvat ið eita øll hesi her so okvut fáa fleiri vinklar inn enn bara eina ein felags eina felags útmelding frá frá felagið fyri føroyskar grannskoðarar men jú er samdøjendahaldj
takk fyri har ja takk fyri so er tað jóhan dahl sum fær orðið
ja takk fyri harra formaður esum ikki eina ferð tá mann hevur slík kompenseraðar mál til viðgerðartinginum so er tað trupult hjá tingfólki ati fáa viðgjørt hesi her stóru málini upp á eini máta sum er nøktandi haldi eg tí ati eg haldi tað øgiliga bklæðiligt tá ið mann ferðmál á hesari støddini er sum eru hundrað og hálvfjerðs síður hesi trý málini er at myndugleikin sum kemur við málin á tingburð ikki gevur tingfólki eitt eitt eina samanfanning eitt reseme av høvuðsendamálinum við lógarverkinum hvat eru tey viktiastu punktini at líkasum beta merki í við einum slíkum stóru lógarpakka sum hesin her tí at faktiskt standa tingfólk á herrasmark her og lesa í hundraðavís av lógarparagraffum sum tey í grundini ikki vita hvønn veg tey venda í veruleikanum tí at mann hevur ikki nóg stóran førleika til at at bordera tey tí hevu tað verið egiliga gott haldi eg at mann fekk frameftir antli framløgur um tey stóru lógarverkini soleiðs at mann hevði tey at hella seg uppat tá ið mann skal viðgera slík mál sum hesi og annars eina eina greiða kunning frá frá teimum respektivu ráðunum sum sum sita við hesum her málinum nú hav our hesum málini her sum er grannskoðararlóggávan er í kempistóvur eg minnist í í tá okur settu eina gildi aftur íð mínar tíð sum landsmaður eg haldi taðvar tvey túsun og níggju bleiv hon bleiv endurskoðað og mann fekk hesi her esdirektivini inn í í stóran stíl og eisini krøvini til grannskoðarar og annað bliv broytt tá var tað sjálvandi pp á sama máta mann mann sat við einum kempilógarverki sum mann skuldi togast ígjøgnum meni tað er sjálvandi viktigt at okur sum sum land sum sum skula lúka tey altjóða krøv sum eru at okur hava eitt lógarverk sum sum er an á støði við okra við londunundan um okum altso við es og annað tí okur hava virkir og okur hava grannskoðrar sum hava útbúgvingar sumi sum er tenngd atat virkja uttanlanda og tær eru noyddir til at at fylgja við og kunna hava teg skeiður og og tað sum skal til annars fyri at at grannskoharsvirkini í hesim skipanin sum eitur p i eskipanin har verður stórir dentur latóars her við at mann at mann velur ein ein ein ein grannskoara fyri eitt eitt et ávíst áramál má stakka um eitt tíggju ára áramál í minsta lagi og at tað hettaheldur ikki skan vera longri enn tíggju ár visti mann sal havata longu tíggju ár so skal mann hvussu so er út í eina eina eiva ena útbjóðingar mannagongd har mann hevur møguleika fyri at at hava ena rudda sijón tavili siga tað sama stað at tú fer ein annar grannskoðarar inn eisini at kunna vera við til at grannskoða hesi stóru virkini sum eru av almennu áhuga tað eru til dømis bankar tí eru er bertskrásett virkir

hyggur eftir tí føroysku temum føroysku viðurskiftinum so so sær mann tað í teimum hoyringsfarnum sum eru ati teir eru a øgiliga ymiskir av mál ví grannskoðarani sjálvandi tí ter eru fáir og teir eru í allir slag hava ein bita av kakuni teir góðu kundarnum tí her er fíggjarstovnar og tryggingarfeløg og onkur av hoyringsfvarunum siga tað ati vist mann ikki ger eina radatiónsskipan í føroyum summi mæla frá at mann ger hana aðrur vilja hava hana sjálvandi ja so ger mann tað at mann at mann forðar ávísin grannskoðrarvirkin fyri at kunna útina grannskoðan av fyritøkum tí at loyvini hjá grannskoðarum sum teir hava og tað fáa frá fíggjarættirlitinum til at fremja grannskoðan hon krevur tað at ter eisini gera praktiska grannskoðan inni á grannskoðaravknu og sjálvandi vist tað bara eitt virkim sum sitra teimum flestu peningastovnum og figingarfelag í føroyum so hava aðrir kjanaslur vera við og teir yvir tí koma ati fáa trupulleikar við ati at at grannskoða ela fáa á sletki møguleika fa al grannskoðan til at missa loyvini og so hevur mann faktist eittir faktar munopol aftur í føroyum og tað er væl ikki tað mann ynskir og eg síggi eisini tað

sínum síni staðfesting av hoyringsvarunum millum annað heldur fast við at hetta verður ein ting sum ikki verður broytt at mann kemur at halda fast við ati at brúka has eina slíka drotatiónsskipan øll hendan lóggávan her sum tilsamans er upp á knappar hundrað og hálvfjerðs síður hon snýr seg í veruleikanum um teg at okur í føroyum dagføra okra okkara lógarvert tá tað kemur til grannskoðarar eftirlit tá tað kemur til prortukol hevur hevur l miln annað sagt tað at tað hevur ikki kravt hjá størrum virkin longur at hava eina grannskoðan á portekol viðskyldarætt tí at mann í stórum virkin eisini innan innantrysu s hevur eieina grannskoðanar eind sum verður útvald við við søkunu fólki innan fyri innan fyri felagið til at gera grannskoðanir eftirlit eisini og og tískili og her stendur eisini tað at mann tað eru serligt fólk sum sum sjálvandi verja útvaldið við teimum førleikunum sum nýtsla til fyri okkum at vera við í tí eftirlitinum tað var eistngjørt vart við í onkrari viðmerking her ati at mann ikki spesifikt sigur hvat fyri fólk tað snýr seg um tá tað kemur til tað vlið av grannskoðanum ug eftirliti innanhýsis og har tosar mann sjálvandi um fólk sum sum til dømis fíggjarleiðaru og onnur við ymiskum øðrum førleikum sum sum kunna vera við til ati

hesir kanningarnar eitt annarð ting sum eisini man gera í hesi vinnufelagslógini tað er tað at mann mann ger nakrar tillagingar soleiðis at mann lóg og eisini leggur nøkur ting yvir tilskrásetingarmyndugleikan í føroyum til at taka sær av eg mein tað var seragóð um ma ger í sambænd tað sambært lógini her tikna rætta meg landstýrsmaðurnviski skinar porkert men eg mein atmann nevnir tað at

mannleggur nøkur nøkur ting yvir til skrásetingarmyndugleika som mann hevur í dag hesini skrásearu eftirlitið hevur hevur eftirlit við grannskoðarum g hevur eftirlit við teirra útbúgvingum og hevur eftirlit við teirra endurútbúgvingar tíðin eisini sigur soleiðis at grannskoðarar hava álagt við lóg at teir innan fyri eitt fasttíðarskeið allirn skuldu hava eitt ávíst tímatal í endurútbúgving fyri at kunna halda seg til til sítt yrki og og kunna klára atiatrøkja sínar sínar sínar skyldur til fullnar og fylgja við tíðini innan fyri øki eitt annað sum eisini verður gjørt vart við her beint er tag ein stutt tíð at tosa íð tígju minuttir ísamaband við sovrgt mál men eg kal royna at fáa onkurt annað vag afturat eitt anaðsum er nvnt ter taðr taher við at ein grannskoar kann verða frásettur sjálvandi situr ein ein grannskoðari til ein ein nýggjur er valdur og tann grannskoðarin sum sjálvandi situr ella fela tað felagið hevur plykt til sjálvandi at yvirdraga ælla tí neyðugu infirmatióna sum tað hevur av av relevans til ta nýggja sumtekur yvir og og har við tryggja tað at at alt tað gjøgnumskinið sum skal til í einum felagi og vitanum verður førd yvir til tað nýggja virkið sum tekur yvir aftan á hann ella tað nýgja grannskoðaranum tað var eisini sagt tað ati at partaeigarar kunnu við eini minnilutakravi altso fimm prosent kravi við dómi fáa frásettan grannskoðaran vist eru ávísu viðurskifti sum tan meta ikki eru nøktandi og tá ver tað so tá ið tann tn tann dómurin er er er er er útritin ella fallin av viðkomandi so eventíelt má má leggja frá sær vis tað vísir seg at hesin er minnilutin hevur æftir sínum pástandum

tað er sjálvandi nógv annað at tríva í her vð sambandvið tú eisini bøturnar tað verutað ta verður hugt up at ta við bøtum til grannskoðarar og grannskoðarar virkir í løtuni er tað soleiðis at bøturnar eru trý hundrað túsund krónur til hægst

og men tað verður eisini sagt í hesum her artikkul tretivu í esdirektivunum ati at at mann skal sjávandi hyggja eftir hvussu stórt ta brotið er sum verður framt soleiðis at at tað e proporionalt við tað sum skal betala tað var eisini nevnt herpandi at tr skráseting tað er skrásetingin sum kemur at hava við ella eftirlitið er yviri á skálatrøð sum kemur at hava við hesi her mánini at gera og sjálvandi eru tað eisini teir sum koma inn í tí tilfarlignum sum hevur ter at gera og og skula forhandla seg fram til vistu tað er neyðugt at finna út av eina nøktandi mót ella og áseta eina sekt visti tað sum tað snýr seg um

eg veit ikki hvussu nógv annar eg kann siga um hetta málið her hetta sjálvandi øgiliga øgiliga rúgvusmikið mál sum eg kundi trivið í nógv onnur ting men tíðin er er við at fara hjá mær her men eg vil hvussu siga at í samband við máli geva tí eina góða viðgerð í í vinnunevndini har tað kemur og fáa tær neyðugu innkallingarnar inn sum soleiðis at at nevndin fer te neyðugu kunningina sum skal til fyri at at viðgera málið á nøktandi hátt men sum sagt eg vil enna eina fer heita á á landsstýrismanninum og á hansara umsiting um at tá ið mann kemur við so stórum málnm sum hesun her á tingborð at tey tingfólkini sum skulja viðgera málini hava ein kjans til at gera taðup á nøktandi hátt og tað fáa tey bara v við at kunna fáa eina ordiliga greiða uppsmerng av av ella resme av av lógarverkinum hvat ið eru tey viktigastu tingini at líkassum hyggja uppá her og og og fáa viðgjørt tá ið soðnar mál koma takfyrihara formaður
ja
so er tað ein viðmerking uni rasmussen gersu væl takk fyri ja nú var jóohandal inni á hesin her aftur við við rotatiónini og snakkar um monopol men eg haldi eisini mannmá eisini vera varin hvussu mann ger tað í hvussur tí at tey feløgini eru so mikið fá sum skulu roterast eisini tí tí at tað bera konsørnir altso tað verður ikki uppdeilt hvørt sær heldur so so uppá tann mátan eru tey ikki so nógv mamma hans eftir at tað ikki verður bara ein rotatión í hvør skal missa pappírini so at tað má vera skil í tí partinu
takk fyri
jú sjálvandi skal tað vera skil í tingunumuni jøgnum formanninum meni tað er heilt klárt at a tað stendur viðmerkingum frá nømun til dømis t at januar hevur faktiskt tey allarflestu feløgini sum eru eru undir hesi p skipanini eg haldi atað er eitt felag sum ikki er undir teirra veiggjabreiði í grannskoðanarhøpi og so kanm man siga eri ikur nøgd við tað at allir aðrir grannskoðarar í føroyum missa síni sínar autosatión frá fíggjarættindni tel at kannasa stovnarnar tí mann ikki hevur eina rotatión tí tað gera tað visti mn ikki hevur hana tí vistú kki skln gera vis tú ikki skan gera praktiska grannskoðan og viðlíkahaldað tínar fakligar førleikar harvið so missir tú tey tey loyvini sum tú fer frá fígjareftirlitinum og tað haldi ikki absolutt ikki í lagi tí trúgvi eg at tað er øgiliga umráðandi at mann allir hsir persónarnir hava sama útbúgving ur tað er dugnaligur so eg eri ikki bangin fyri tí at mann fær trupulleikar við ata ikki verður grannskoðan gott nokk sjálvt um tð er ein konsern eg haldi tað e meira viktigt at okkur hava breiddina av grannskoðaraum inni sum hava førleikaranum til akum at gera tað neyðuga grannskoðanina
tá eg skal gerast takk fyri formaður ja takk næsti ráðar er bjørt samvelsen
harra formaður øh ja fari líka taka afturí aftur tað sum undanfarni røðari sum jú næsta formaður í vinnunevndini segði við at vit skuldu geva málinumeina góða viðgerð tað fara vit sjálvandi at gera men eg skal sum forkvinna í nevndini viðganga beinanvegin at hetta er eitt mál har vit leggja stórt álit á vinnumálaráðið og tey fakfólkini sum arbeiða við hesum málinum tí hesum máluum tí tað er rúgvusmikil og ómetaliga teknisk um mann skal vera sera væl inni í bæði lóggávu og tað oog tí fakøkinum altso tí vinnuøkinum sum hetta snýr seg um men altso hetta snýr seg um uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um góðkendar grannskoðarar og grannskoðarar virkir og um uppskot um serliga treytir fyri lógarálagdar grannskoðanir av fyritøkum av almennum áhuga tað sum verður kallað p i e fyriskipan og altso tað er so eitt direktiv eitt es direktiv hendan p pdirektiv hetta podirektivi pi stendur fyri

sum altso til føroyskt verður umsett við fyritøkuna almenn áhuga og uppskot um løgtingslóg um broyting í løgslóg um partog smápartafeløg tað sum vit vilja kalla vinnufelag og lógin annordning um íkrafttretin forferørina av lóg um vi c vtvn virsemt og annðordning um íkrafttreting forferørin av lóg um eversívni fund tá ið vit tosa um hesa piifyriskipanina so snýr tað seg fyrst og fremst

bara sum mann hevur tað fyri sær at tað er fyri at síggja fyri sær hvat eg fyri slag av fyritøkum vit tosa um og tað er sjóvani fyritøkur sum hava serligan almennan áhuga eg eg fari byrjar við at seta tveir spurningar til landsstýrismannin nú vísir mann til esfyriskipan ella es direktiv frá tvey túsund og fjúrtan herfyri viðgjørd við lóg um hvítvask tað er eitt sindur í somu kann mann siga á sama støði í mun til lógarmessiga stór og tung mál sum er beinleiðis knýtt at es lóggávu vit hava í eitt prinsipp í føroyum um at vit vilja hava vinnulóggávuna at líkjast es lóggávu rættiliga nógv ella so nógv sum gjørligt men tá ið mann tosar um at esdirektivi var fjúrtan er tað so tað nýggjasta direktivið sum er tí tað vit sóu í hvítvarpslóggávuni var at es hevði faktiskt longu mininist um tað varð í átjan hunraðog nítjan flutt seg til eitt nýggjari eina nýggjari fyriskipan meðan vit fyri nøgrum mánaum síðani settu í gildi eitt sum varð knýtt at einari eldri fyriskipan og so havi eg hug at eisini seta sar eina heilt grundleggjandi spurning nú hava vit síðani kanska síðan aldarskifti arbeitt eftir hesum eg veit ikium enskal siga grundleggjandi meginreglum vit hava øllum førum verið rímiliga samdum tað politiskt at vit skuldu seta alla egs lóggávu í gildi nú síggja vit so her at mann setir hesar reglurnar í gildi rætiliga nógv ár aftaná at tað eru komnar í es og kann landsstýrismaðuintá hann færa orðið greiða frá um mann setar gildi tí at at tað eru avbjóðingar hjá teimum føroysku vinnufyritøkunum onkrar undanfarnu røðara nir verja lítiðsindur inni á tí í mun til hvat mann kann bjóða seð fram til uttanlands men men eru hetta reellur trupulleikar í føroyum at mann manglar hesar reglurnar tí at onkuntíð so fær mann eitt sindur kensluna av at vit kanska hava eitt sindur høvdið undir arminum og bara umseta og umseta og umseta og useta og useta og umseta aftur og seta túsund vís á síðum at lógarverkið er gildi í føroyum sum eitt ella annað stað í stórlig stórri mun far meg at kenna eitt sindast sum at mann setir eitt eg veit ku eg skal kalla tað elefant ella fílar regluverk í gildi í føroyum sum ikki altíð ella eg øttust ofta fyri at at at tað lutfalsliga blívur forforavbjóðandi fyri tær føroysku fyritøkurna og kemur at kosta for nógv og fortungt ot umsita tí at fyritøkurnar í føroyum grundleggjandi eisini tær stóru fyritøkurnar eru nógv smærri enn tær vit vanliga kenna frá stórum londum í europa nú seti eg bara hendan spurningin tí eg haldi er umráðandi at vit eisini hugsa lítið sindur um tey tingini um tann mátin vit arbeiða upp á hesum økinum framvegis er hin rætti eg veit got tað finnst ikki nakað øgiliga einfalt svar upp á tað men vit kunnu bara ærliga viðganga at tað er ikki ein einasti persónur inni her sum klárar at seta seg inn í detaljur í einum

og tí vilja etrúgvi tey flestu gera tað t tey hyggja so eftir hvat siga tey sum hesar gógirnar skulu galda fyri hvat er tað fyri viðmerkingar tey koma við og har síggja vit at tað er ymiskt hvat i grannskoðarvirkini siga eitt sum er nýtt í hesari her lóggávuni tað er hetta við rodatiónsreglurni man kann gott kalla tað fyri fyritøkuumferðsreglur ella grannskoðarar umferðsreglur altso tær reglurnar sum siga tað at hesar her piufyritøkurnar at tær skulu tær skulu skifta grannskoðarar aftan á tíggju ár og tær kunnu so behalda tann sama grannskoðarin um tær bjóða heta her grannskoðaran arbeiða út so kunnu tær tá kann tann sami grannskoðarin vinna aftur so kann tað blíva

men har er øgiliga stór ósemja millum grannskoðararnar um hetta er góðar reglur ella ikki grannskoarain virkir í januar og hetta er hetta eruhetta er skjøl sum fylgja við málinum siga at avleiðingin verður mett at vera at tað aftaná eitt ára mál verður otá tiónsreglum ikki fer at vera nakar grannskoðarar eftir í føroyum sum lýkur krøvini til at verða grannskoðarir hjá føroysku fíggingarstovninum ttað er nokk so nokk so álvarsom viðmerking

umhvørvis og vinnumálaráðið hevur so hevur so vent sær til hini grannskoðarvirkini og tey siga tað at at føroyskar pifyritøkur hava møguleikar fyri at velja ímillum ymiskar grannskoðarfyritøkur og verða radatiónsregnar ikki settar gildi kann skjótt vera monopol innan grannskoðan av fíggjarfyritøkum í føroyum spekt vísir á at reglurnar um rodatión hava sum endamál at tryggja óhefni í sambandi við grannskoðana av fyritøkum av stórum samfelaðsligum týdningi og á føroyskt fráviku í reglunum kunna hava týdning fyri roknskaparbrúkararnar herundir íleggjarar í keypsskálum og møguliga fyri fíggjareftirlitið spekt vísir á at tað er rætt sum januar førir fram at tað í dag er trupult hjá føraoyskum grannskoarnum at lúka serstøku sertifiseringskrøvini til grannskoðarai sum grannskoðan peningastovnar men hesir trupulleikar gerast ikki størri av rodatiónsreglunum altso heilt mótsatt niðurstøða avbjóðingin við sertifisering kundi verið loyst við at broytt kunngerðina um sertifisering so har kemur ein spurningur afturat landsstýrismannin er tað ætlanin

vinnumálaráðið svarar so og teirra niðurstøða er ati tey siga millum annað bakstøði fyri roda tiónsreglunu harvið í avmarkingum viðvíkjandi vanlskeiði grannskoðarnis er at styrkja grannskoðarns óhefni og økja kappingina á

ja og her verður so greitt frá hetta her sum eg nevndi í áðni við hesum og tíggjuárunum og tjúgu árunum um tað verður eina útbjóðing og so stendur ellavu fýraogtjúgu ár um meira enn ein grannskoðarar ella meira enn eitt grannskoðarferðas eftir endanm á mest loyvd at skeiðnum upp á tíggju ár samstundis ger ein grannskoðararuppgáva altso so hetta er hetta er rættiliga fløkt og at gjøgnumskoða um hetta er kløkt fyri føroyar fyri tað um tað er kløkt fyri øgiliga stórar stórar fyritøkur í londunum har tað eru øgiliga nógvar fyritøkur eg klári ikki at gjøgnumskoða tað men ein orsøk til at tað er so stórur munur á tí sum hesi grannskoðaravirkini siga at tað kann sjávandi eisini vera at ein grannskoðari hevur øgiliga nógvar fyritøkur í dag kann tað vera støðan eg eg eg eg veit ikki ordiliga hvør grannskoðari hvørji av teimum stóru fyritøkunum men eg haldi harra formaður at vit eru øll inni her greið um at tað e rættiliga fáar av hesum her pifyritøkunum í føroyum so onkursvegna er við niðri og rótu nøkrum sum er øgiliga øðrvísi grundleggjandi øðrvísi í okkara lítla landi í mun til í mun tilaltso føroyar er ikki nakað lítið land føroyar eitt stórt land men vit eiga lítil land í mun til fólkatali í mun til talið av fyritøkum so og eg haldi at mann stendur við hesum spurninginum hvørja ferð tá ið tað er hetta eitt sovorð slag av lóggávu duga vit nóg væl í føroyum landsstýrisfólkini duga tey nóg væl at fáa embatsfólkini til at hugsa í meira í beinleiðis í føroyskum altso um at hugsa føroysku vinnuna inn í lóggávuna eg eri eg eri settkki iva um at tað verður gjørt úti frá tí sum landstýrisfólki heldur vera best og tað hevur higartil verið hjá stórsa øllum landsstýrisfólkum í vinnumálum og atmannum nærmast bókstavliga fylgir es lóggávu

meni umhvørvis ogvinnumálaráðið metir í øllum førum í hesum førunum ati at útlitini eru fyri at fáa fleiri veitarar á marknaðinum verða minni um ongar rodaiónsreglur verða settar í gildi tað er so niðurstøðan hjá vinnmálaráðnum so tí vænti eg at landsstýrismaður fer halda fast í at at hetta skal vera so nú nú fór tað hamdlað nokk so nógv snúgvaseg nokkso nógv um umhesi her hesi krøvini sum krevja at mann skiftir grannskoðarafyritøku við jøvnum millumbili og tað er tí at tað er tað sum tað verður mest gjørt burtur úr í hoyringsvarinum men vit skulu sjálvandi fara royna at gera okkum ómak og eg fari líka enda við vit som kundu fingið nøkur sekund afturat harra formaður at vísa tað sum jóhan dal segði í sína røðu um at tað er neyðugt tá ið so rúgvusmikið lógaruppskot koma og trý so stór lógaruppskot skulu viggjast undir einum at tað sum á minsta máta er ein greiður samandráttur sum verður sendar øllum tingfólkum upp á eina á fýrasíðu ella tvær soleiðis at mannskjótari fær sett seg inn í hetta ekstremtella tilfarið og og fær eitt sindur meir hilling á hvat tað snýr seg um men vit hava so roynt at gjørt okkum oman til fyrstu viðgerð og sjálvandi
hara vit at viðgera tað væl í mevdlini takk fyri ja takk fyri síðani er tað billjustinussen sum fær orðið
tað er sagt eg haldi jóhandali nevndi tað beinanvegin at eg tað hevur verið nokk so vanligt tá ið vit hava viðið slíka lóggávu sum hesa at gera sum er øgiliga akakliga orjenterað og øgiliga øgiliga detaliera lóggáva øgiliga drúgv lóggáva og ikki ikki lóggáva sum gerandisborgarin hvørki í føroyum ella es fæst við til dagliga so burdi landsstýrismaðurin tá ið vit nú skulu viðgera hetta málið á løgtingi havt eina framløgu fyri fyri løgtingsfólkum hvar ið hann fekk onkran serfrøðing at taka samanum og greiða frá høvuðsinnihaldinum tí at hetta orðaskifti í dag gevur ikki so øgiliga nógva meining tað flytur einki og vit kunnu fyrisovið bara fyrihalda okkum til ja kanska millum annað tey hoyringssvarini sum eru latin inn í sambandi við hatta her og hetta er jú ta er júes lóggáva sum er sum verður sett í gildi ella dagførd rættari sagt tað stendur her í grein eitt at ásetingarnar í artikli eitt til áttaogtjúgu í europaparlamentis orodis fororning nummar fimm hundrað og sjeyogtretivu frá tvey túsund og fjúrtan om spesifikcekrav til lógplikti revision av virksem af ideressu fór offetli sambært skjal eitt til hesa løgtingslóg hava gildi í føroyum her stendur eitt til áttaogtjúgu annars hevur hendan her fororningin fleiri artiklar enn hattar og tær verða kanska settar í gildi í onkra aðrari lóg men eg eri samdur við teimum sum hava sagt at tað er altso onkustaðni er tað eitt sindur høpisleyst at vit lóggeva paralelt í føroyum við stórlond á hesum økinum fyri tað fyrsta hava vit ógvuliga fáar peningastovnar í føroyum sum verða umfataðir av hesari lóggávuni ella fá feløg og so hava vit eisini fá grannskoðarafeløg sum kunnu átaka sær hasa uppgávuna og krevur mann eini so eina so eina so sterka rotatión sum verður kravt í hesari lóggávuni

skifta soleiðisnar at teir pp á einlannan máta ikki verða sósaðir for nógv saman við síni kunda og skulu varðveita sítt óhefni so kunnu vit skjótt koma við ta støðuna at sum til dømis uni rasmussen vera inni á at tað er eingin eftir á marknaðin sum hevur pappírini dagførd til at taka sær av sari uppgávuni tí at mann hevur jú ikki vissi mann ikki hevur ein slíkan kunda so kann mann jú ikki fáa tær faringarnar sum onkustaðni liggja í tí at hava ein slíkan kunda tað var sum tá ið mann bjóðaði at byggja flogvøllina út á sinni so segði mann tað at tey sum bjóða seg fram skulu vera von við at byggja flogvøllir og tað er jú tað er eitt sindur trupult í føroyum eg hvusuog tað er nøkulunda tað sama her eg haldi uni rasmussen vísti tað nokk so skilagott at ein skipari sum kemur í land og so aftur skal til skips nøkur fá ár seinni vissu hann ikki hevur dagført sínir pappírir so kann að tað gott ver han fara ein kjans men so hevur hann ikki pappírini og tað má mann so ansa eftir eitt annað sum eg undraði meg eitt sindur yvir í hesum tað var at tað eina grannskoðarafelagið viðgjørdi hoyringssvarið hjá einum øðrum grannskoðarafelagi men vit hava so ikki sæð nakra viðgerð hjá hinum grannskoðararfelagnum av tí hoyringsvarinum sum altso eg hugsi um at hetta er nakað sum vinnunevndn má taka sær av er hetta millum grannskoðararfeløgini og soleiðinar sum eg stutt havi sett meg inn í hesa lóggávuna so eigur tað eisini at kunna bera til at hava

sum saman taka sær av grannskoðanini av einum peningastovni tí at tað tað verður álagt at tey skuldu seta grannskoðaðn á bólkar men so kemur mann aftur í tann trupulleikan at ja eg las eitt sindur undarligan tekst eg haldi eg fari eg fara at loyva mær at lesa hann upp eisini sum eitt dømi dømi upp á

hvussu í hendan es lóggáva upp á ein ella annan máta

blívur óneyðug at innvikla altso her er ein artil artikkul fimm sigur forbot mot utførilsi af ikrevisjónsídilsar og har stendur at revislvvisjónsfirim at ter utfør adti ein lógpliktar evisiónar um virksemhet á indressa frá oftinit la ætvirsmella at nætverktsámursorenna elar revisiónsførðnum tilhøri moikke direkti ellir indirekti utføri forbutti ikkrevinóforde rividera tð virksemhet eg haldi tað er øgiliga snetigt at mann í einari fororning sigur at ein grannskoðari ikki má gera nakað ólógligt altso sjálvandi má hann ikki tað altso visti tað er forboðið at gera ikki

so er tað forboðið tað veit grannskoðarin tí so er tað onkur lóg sum áleggur hon at hann ikki skal gera tað men sum sigur mann allíkavæl í einari sovorðnari fororning at hann má ikki gera nakað ólógligt tað virkar mær øgiliga altso yvir formyndaryst av einari sovorðnari áseting og tað sum hetta snýr seg um tað er at ein og hetta her eru sigrur reglar hetta eru reglar sum tey í dag eisini fyrihalda seg til altso tí at nógvar hasin her snýr seg um dagførayingar hetta ikki nýggjar reglar men hetta snýr seg um at eini at ein grannskoðari skal vera so óheftir sum tað yvirhøvur ber til allarallarbest var vist tað ikki tosaðu sama mál altso eftir eftir hesari reglugerðini at at døma men hann má ikki átaka sær at gera skatta plankettir hann má ikki átaka sær at vera hjálpiligur við skattar ráðgeving hann má ikki átaka sær at rokna direkta ella indirekta ella útsettan skatt til dømis sum er nokk so vanligt og hann má ikki hjálpa til sjálvandi ikki við k bókahaldi og sovíðari heldur ikki í sambænd tænastu í sambandi við lønir heldur ikki utformning á genførelsi aprosidyrafórog internecontrol ella risikustýringhasa er ein er ein røð av tingum sum ein grannskoðari ikki hevur lov til at hjálpa til fyri at varðveita sítt óhefni og so kann mann siga men hvør kann so hjálpa eini peningastovni við tí so kann tað kanska vera ein onnur grannskoðararstova sum ikki er grannskoðari men visti tann grannskoðarastovan so knappliga skal blíva skal bjóða seg fram at grannskoðan so hevur hon longu verið partur av virkseminum hjá hesum peningastovnum á hinari síðuni frammanundan og vist tú hugsað um føroyar og hvussu fá sterk stór grannskoðararvirkir eru so er tað øgiliga trupult haldi eg at halda seg til hesa lóggávuna og tí tí fari eg at mæla landsstýrismannin til at vita og og og og royna at gera tað gera tað so uttan at mann ger seg inn á tað at kunna kunna siga at vit vit halda allar altjóða lóggávur eisini at fáa forstáilsi inn tað gjørdu vit til dømis við hesum her pakkanum um um mørkini við hvør hvørjar fyritøkur kunnu grannskoðas sog ikki grannskoðast at mann mann setti nakrar føroyskar ásetingar inn í ta lóggávuna men framvegis er tað eru vit hava vit altjóða ásetingar altso og sum passa inn í egu lóggávu men vit mugu taka støddirna av føroyum inn eisini í sambandi við slíkar lóggávu sum hesa soleiðisnar at at at ásetingarnar ikki verða ómøguligar at fyrisita og soleiðisr at tær passa inn í tann føroyska marknaðin so
ja takk síðani er tað lands
takk fyri harra formaður og takk til framsøgufólkini sum fleiri hava nevnt so er hetta eitt øgiliga rúgvusmikið og fløkt mál og tá blívur ofta fyrsta viðgerð ikki so drúgv og otí at viðgerðin verður kanska meira í nevndini og tað er væl skilligt hetta er eitt mál sum sum ikki so lætt at fáa fáa yvirblikk yvir samla yvirblk og onkur hevur so spurt hetta spurt hvín u hn ikki havt eina eina framløgu um tað ella kom víð onkrum foreinklaðum teksti og tað kann so vera nakað um tað tað er eitt sindur trupult at finna tav og nærma skal gera tað tí at tað eru ymiskar meiningar um hetta er at mann hevur framløgur aðrastaðni enn í tinginum til at mann skal sjálvandi ansa eftir at maniki flyta í fyrstu viðgerð út úr tingsalinum til eitt annað stað og og tað er ofta verið í vandin tá ið mann hevur havt framløgur av uppskotunum sovorður virði fyrsta viðgerðin kanska eisini merkt av tí at at mann ikki hevur so nógva viðgerð í løgtinginum men men eg skilji væl hasa tankagongdina og kanska skuldi mann gjørt nakað við at havt ein fáa einklaðan tekst soleiðisar at tað var lættari at skilja øhum ein spurningur sum eisini var nógv frammi tigur hetta her hvussu hvussulóggáva sum er er ætlað til so stór stór lond ella til es hvussu passar til okkara lítla samfeløg tað er sjálvandi tað stóra avbjóðingin tað er vit eru fá bæði bæði fáir grannskoðarar og fá sum skulu grannskoðast samanborið við t men granskaðarøki tað er undir tættari altjóða regulering og regulering í es føroyska lóggávan á grannskoðarøkinum má fylgja altjóða gongdini um føroyski grannskoðarar framhaldandi skulu kunna átaka sær uppgávur fyri føroyskar fyritøkur sum virka á altjóða stigi serstakliga er hetta viðkomandi fyri fíggjarfyritøkur tað eru bankar og tryggingarfeløg og fyri bórskrásettar fyritøkur tað sum eg kalla pifyritøkur galdandi grannskoðararlóggáva er gjørd við støði í áttunda vinnufelagsdirektivið hjá es áttanda vinnufelagsdirektiv er broytt síðani broytingar seinastu vórðu gjørdar í grannskoðararlóggávuni harafturat er ein fyriskipan sett í gildi í es sum snýr seg um grannskoðan av paijfyritøkum tað er altso fyritøkur sum hava stóran samfelagsligan týdning tað er sjávandi fyrst fremstufíggjarfyritøkur og bort skrásettar fyritøkur skot verður t upp at føroyska grannskoðararlóggávan verður dagførd samsvarandi teimum broytingum sum eru gjørdar í es og eru hesi trý uppskotini tí lagt fyri

grannskoðaralóggávan er av praktiskum orsøkum og eftir gamlari siðvenju umsett beinleiðis eftir donsku donsku lóggávuni á økinum tó vórðu nakar tó eru tað orsakað av serføroyskum viðurskiftum í onkrum førum gjørdar neyðugar tillagingar í mun til donsku lóggávuna viðmerkjast skal at skráseting føroya amvasamstarva við danskar myndugleikar í samband við umsiting av økinum og tí er tað ein fyrimunur at lóggávan í báðum londunum er so gott sum eins talan er um eina røð av broytingum sum samanumtikið verða mettar at hava við sær at grannskoðanin verður betri grannskoðarfrágreiðingarnar verða meira upplýsandi og álitið hjá almenninginum á grannskoðararváttanirnar verður betri samstundis verða reglur sum eru óneyðuga avmarkandi og tyngjandi fyri vinnuna strikaðar

í stuttum kann sigast um innihaldið í hesum trimum uppskotunum at krøvini til óheftini hjá grannskoðaranum verða herd serstaklig fyri tey grannskoðararvirki summi grannskoðarpifyritøkur altso fíggjarfyritøkur og bórskrásettar fyritøkur nýggjar reglur um rotatión verða eisini settar í gildi fyri grannskoðarar sum grannskoðapifyritøkur tað merkir at summi feløg skulu ikki kunna hava sama grannskoðara í meira enn so so nógv ár kravið í grannskoðararlógini um at føra grannskoðara protukol verður strikað fyri onnur enn pifyritøkur at kravið verður strika at merkist só ikki at mann at fyritøkana ikki kundi gera avtalur við grannskoðaran um kortini at føra protukol

samansetingin av limum í grannskoðarareftirlitinum verður broytt soleiðis at eftirlitið verður óheft av grannskoðararvinnuni tað er s í dag at tað eru grannskoðarar eisini partur av grannskoðareftirlitinum og tað ætlar mann so at broyta eftirlitið við grannskoðararvirkjum sum grannskoðar smærri fyritøkur fer at byggja á vágarmetingar og har við ikki sum nú at fara fram regluliga aftan á ávíst áramál virkisøkið hjá grannskoðararnevndini fer víðka soleiðis at nevndin umframt av viðgerðamál um grannskoðarar og grannskoðararvirkir eisini skal viðgera disiplinermál móti leiðsluni í pijfyritøkum og grannskoðarabólkum viðvíkjandi ábyrgd teirra í mun til í málum um grannskoðan lagt verður upp til at færri mál framyvir verða lagd fyri grannskoðararnevndina tí eftirlitið skal leggjast meira skal eftirlitið skal leggja meira dent á vegleiðing og fyribyrging tá minni týðandi brot koma fyri fyrstu ferð fyrsta brotið verður leygarliga revsað og tey grovu brotini verða revsað harðari lagt verður upp til til nýggj sløg av revsing fyri grov brot her undir frádøming á rættinum at reka grannskoðararvirki treytaða frádøming av góðkenningini og møguleiki fyri í samband við serliga grov brot at revsa við bót og væl sum verður væl hægri enn í dag

hoyringsskrivini tey eru kritisk viðvíkjandi hesini her við við revsingini men eg haldi ikki at hetta er órímiligt tí vit tosa um beinleiðis nýt eingin føroysk fyritøka fer at fáa hesa revsing uttan so hon hevur gjørt okkurt sum er lilhvussu suga heilt skráseting føroya fær sambært uppskotinum nýggjar uppgávur millum annað skipan av einari varðskógvaraskipan og uppfylging av upplýsingum sum verða móttiknar umsjón við broytingum á marknaðinum fyri grannskoðan av paijfyritøkum og fyrireiking av eini frágreiðing um hetta triðja hvørt ár eisini fært skráseting føroya til uppgávu at hava eftirlit við at limir í ovastu leiðsluni stjórnini og grannskoðararbólkinum í paifyritøkum halda tær skyldir sum eru sum eru álagdar sambært grannskoðararlóggávuni tóa ikki teimum fyritøkum sum eru undir eftirlitið av fíggjareftirlitinum og tryggingareftirlitinum

at grannskoðaravinnan hevur ynskt hesar broytingarnar í langa tíð øbjørt samuelsen spurdi um um etther direktivið frá tvey túsund og fjúrtan sum vístueg til er tað nýggjasta hjá es og tað er tað so vítt sum mær eg fortalt so er tað tað nýggjasta sum vit seta í gildi her og og hea henda eitt ynski er gamalt frá frá grannskoðaranum og hetta hevur tí eisini verið leingi ávegis nú er tað verið í hoyring nú he tað vrið í hoyring tkar tey taka tykur grannskoðaranir vinna sum heild undir við tí men ikki øll eru so glað fyri rotatiónsskipanina og otað kann mann siga nógv um altso nú nú skal eg ansa eftir at ikki leggja nakað undir nakað men mengenerelt kal mann siga at tað sig seg sjálvt at a ein grannskoðararfyritøka sum hevur nógvar kundar er sjávandi ikki glað fyri rotatiónsskipan tí at so skal hon av við onkara kundar meðan ein sum sum evur fáar kundar kann vera øgiliga glað fyri rota tiónskipan tí at tí at tað kann gera teimum far íkundar nú skal eg alts ikki leggja nakað untað fyri at fyri at hugsa soleiðis men men tað sigur seg sjálvt at at at tað blíva fleiri meiningar um um hetta hetta økið tað verður nógvir spurningar samband við akkurát tann partin

hvør var taga tað var ja tað var uni rasmussen sum nevndi hetta her ati vandin við við rutaratión er tað at mann missir førleikarnar tí at tað kanska kann blíva for langt ímillum at at mann fær at mann færeina sera uppgávu og vit hava eisini tan øvuta trupulleikan í føroyum at at vit hava kanska ikki so nógvar grannskoðarar altso tað eru vit hava nakrar avbjóðingar samband við at við at føroyar er eitt lítið land og og tí kann tað koma nakrar nakrar serligar avbjóðingar í samband við tað bæði tað vit hava kanska ikki so nógv sum skal grannskoðast og heldur ikki so nógvar grannskoðarar men vit hava so hildið at tað er rætt at halda fast við hetta her

øtí at bæði tí at spurningur er um um tað er rætt at pilka nakað burtr úr hesum samlaða pakkanum og í øðrum lagi um vit kunnu gera tað

ja fær onkur onnur onkur annar spurningur haldi eg ja bjørt samuelsen spurdi nú tíðin við at ganga undan hjá mær men hon spurdi um um at tað er ein veruligur tørvur í føroyum ella hetta er bara nakað sum vilja hava tí onnur tí onnur hava tað har er tað solesinar at grannskoðararnir hava altso ynskt at vit gera hetta her tí at tí at nógvar igrannskoar fyritøkur skulu virka tvørtur um landamørk serliga tá ið tað kemur til pijefyritøkur og tí er hevur tað týdning at mann mann fylgir teimum altjóða reglunum soleisnar at mann kann soleisar at at mann kann virka tvørtur um landamørk og so í
tyngið at mær fara takk fyri ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er hetta orðaskiftið enda og hesi trý málini sum eru viðgjørd undir einum tey verða beind í vinnunevndina til víðari viðgerð síðani fara vit víðari í dagsskránni og nú koma vit til fyrstu viðgerð á løgtsmáli nummar hundrað og átjan tað er uppskot til samtyktar um at taka burtur oyramerkingina sum tað stendur av barsilsstovuni og at lyfta hámarkið fyri útgjald í barselsskipanini skavt biðja um orðið á eg skal biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin er tað beinir johannesen fyri javnaðarflokkin i hennrik old fyri sambandsflokkin jóhandal fyri tjóðveldi bjørt samuelsen fyri miðflokkin billjustinussen og fyri framsókn bjarni kárasom petersen og fyrst fær beini johannesen orð
ger so vælja takk fyri harra formaður tað er bjarni kárasum petersen ruttvang sum hava lagt uppskot til samtyktar um at taka burtur oyramerkingina av barsilsstøðunum ogat lyfta hámarkið fer úti hjá tí skipanini fyri eg kann so kortfin tosa vyri mítt vikom so haldi eg tað attað at tosa um oyrarmerkingina at taka hana vekk tað taki eg sjálvur undir við tí at eg haldi sjálvur tað atat familjan sjálv skal hava frælsi til at skipa hvussu teyella foreldrini skulu fáa frælsi til at skipa hvussu tey fara brúka teirra barsil og at hvussu tey deililita ímillum sín sjálvur haldi eg at tað eri tað eru foreldrini sum vita best hvør hvør ið aær hvussu tey deila hetta ímillum sín og ikki landið so tann partin av uppskotunum dámar hann øgiliga væl og nei sjálvandi so veit eg ikki um tað er undirtøka fyri tí í samgonguni fyri akkurátíð øh so tosa mon eisini um at tað atlyfta hámarkið fyri útgjaldið so líðandi og vístir mann á tað á tað at at tað evr verðir fimmogtjúgu túsund krónur síðani tvey túsund og fýra at mann kundi prístals viðgjørt hámarkið so líðandi tá ið tá ið inntøkuframtíðar inntøkuvøkstur eru í í barsils grunninum so so líðani so hækkar mann útgjaldið eisini at har hvørfó áhugaverttingatæking inn nú hava vitso er tað hvussu um tað hvussu tað hvussu mann e klára at halda tíð frameftir øh vit hava nú beint fyri jól so hava vit longt bartisfarloyvi og í tíførum var tað eisini neyðugt at hækka inngjaldið og nú ætlaði eg kanska hussu ikki gongdur nakað avgjaldsøði men men eg haldi hatta er eit áhugavert ting og eg haldi eg haldi hasin uppskotsetararnir hava hava fingið øgiliga nógv góðhagtøl í hetta her uppskotið sum er áhugaverd og tá mann tosar um at lyfta hámarkið her so er tað mest fyri at fáa pápan atkoma at fara í barsil og hvussumann eggjarann til tað og so er spurningurin hví tað er ikki svarað er tað tí at hetta her mest útgjaldið er kanska lægri enn teir fáa í løn í dag ella hvat er tað sum ger tað øtað eg havi ofta tosað við summarpápar so summi síða tað sjálvandi tð er øgiliga keðiligt at teir fór barshil fari niður í løn meðan aðrir teir siga tað at tað er fantastiskt at vera heima við heima við barninum við kanska fimmogtjúu túsund krónur krónrum á tær um mánaðin so tað er kanska øgiliga ymiskt hvussu fólk síggja upp á tað akkurát har meni í samgonguskjalinum sovara kortat setta okkum sum mál at vit gera barsskipaninr meira smidliga vit hava so nágt í málinum ati leingja tað til tveyoghálvtrýss vikur øh og eisini tá ið vitsamtyktu tær tær broytingarnar tá fyri jól so skrivaði vinnunevndina eisini í sínum áliti at mann mátti fara at endurmeta ætla skipanina nú var hann komi líkasum komin til at barsilsskipanir eru tveyoghálvrýs vikur sum skul mann fara at endurmetahna og eg hugsi eisini tað við oyramørkingini burdi verið ein partur av tí endurmetingini og og eisini tað at tað eru øgilga ymisk ting sum vit øll kenna til tað eru sjálvstøðvinnurekandi og tað eru lesandi og nógv annað sum burdi verið tikið upp í tá tað kemur men eg alti sum so hetta er eitt øgiliga áhugavert uppskot sumnemurvið nógv góð ting og a eg skal fáa eina góða viðgerð í vinnunevndini og har vit varða kallað teir relevanti hoyrinspartararninn takk fyri
ja so fari bjarni kárasun
eina viðmerking gersuvæl takk fyri harra formaður og takk til beinji johannesen fyri eina øgiliga positiva røðu eg haldi hann kann eins og undirritae síggja tay góðu tingini kunnu uppstanda av at fremja hesar broytingarnar sjálvandi er tað er ikki bara bara tað er eisini ein spurniningur um at syrgja fyri at barsilsgrunnurin hongur saman fíggjarliga og so framvegis men mann hevur brúkt tær inntøkurnar sum eru komnar og hækka gjøldini viðhvørt fyri at fáa farloyvstíðina hækkaða til tveyoghálvtrýss vikur nú siga vit at mann skal eisini brúka tað til at hækka tað maksimala útgjaldið sum bleiv ásett í tvey tsund og fýra og so er tað sjávandi spurningurin spurningurin umaltso hvat hvat hví skulu menn taka barsilsfarloyvi og so framvegis og sum familja hvør einstøk familja kann hava ymiskar hugsanir um hvør hvussu bítið skal vera hetta uppskotið ger tað at fyri menn blívur tað ikki ein fíggjarligur missur og harvið ikki ein fíggjarligur missur fyri familjuna um teir fara í farloyvi so hetta eru onkursvegna at gera tað avleiðin

beinur johanesen takk fyri ja altsoja tað er sjálvur so haldi eg tað er best tað at familjurnar sjálvar gera av hvussu tær marka sínar vikur ímillum sín tí at tær vita best og at tað er eisini so sær at tað er kanska øgiliga ymiskt hvussu familjur eru og serliga tá tað kemur til yngri familjur tát kann til dømis vera tað attað eru kvinnur sum í stóran munkanska eru lesandi sumkanska summar tað taka ein steðg frá at frá lestrunum meðani aðrar tær kanska vilja halda áfram ogtískil kanska er tað som um førum at menn ella páparnir kanska vilja gjarna taka ein størri lut í bartisfarloyvinum av tí sama so eg haldi at hetta herr sjálv sjálv tankin í hesum her eru góður haldi eg ogmen so er tatt að at eg haldi sjálvandi era góðir tankir men eg veit skihvussu
av sambandi
tað er ikki um samvitsøgninja takk fyri aðra formaður nú sigur beinan senn at honum dámar væl at her við at mann kanska at mann fer at strika oyramerkingina til mammuna og pápan og hug at spyrja hann um at tað ikki kundi hugsast at tað er ein orsøk til at mann sigur at til dømis mamman hevur rætt til fýra vikur undan føðing og so fjúrtan aftaná og mann tosar oftani um í eini rættarsamfelag um vunnið rættindi at mann so fer inn aftur at taka vunnið rættindi frá fólki og fyri tað fyri tað triðja so nevnir hann pápar sum halda tað fantastiskt at vera heima í dag er tað so vil mann vera longur so hevur familjan fýraogtretivu vikur har mann kann til rætta leggja tað akkurát sum

ja so er ta beini joannesen jú sjálvandi tað er ein orsøk til akkurát har og og tað er tá ið vit hava havt barsskipanina til viðgerðar og akkurát umrøtt hetta her so er tað kanska onkur sum eisini heldur at tað er altjóða lóggáva sum ella altjóða krøv sum seta til at mammurnar skulu hava eitt bestemt tal av vikum so tað skal hann sjálvandi taka við í hesum her men sjálvur so haldi eg altso altso tað er familjan sum veit best haldi eg sjálvur oghvat tað orray ynski err og og hvatha fær tørv tey
kava tað haldi eg tað er ivursom og so er tað um vonnur rættin er ella ikki ja tað kann mann tað skal mann so taka upp tá mann fer at endurmeta allar bæskipanar handiliga takk fyri
smelsen gersuvæltakk fyri tað er granskað heilt nógv í hesum viðurskiftunum í norðurlondum hetta verður ein ein gu høg raðfesting hjá norðurlandaráðnum og allar kanningar vísa at oyramerking av barsil til pápa er neyðugt visi pápan skuldu hava møguleikan fyri at fara í barnsil tað er ein pening tanki at mann kann býta sjálvur men tað er so ræðliga nógvar føroyingar sum gera tað ikki líka lætt hjá pápanum at fara men tølini vísa púra greitt at í í teimum londunum hartð eru pápakvoda har taka páparnir tann partin í svøríki taka pápa nær eina heila triðing av barsilsfarloyvinum pá sama máta sum í ísland meðan føroyar av øllum norðurlondum liggur allarlægskt so eg ætlar at spyrja bein johannesen hví tað er so umráðandi at fáa tikjað av fýra vikur sum pápin eigur fyri seg sjálvan samum barninum kann tað hugsast at tað eisini viknar um møguleikan hjá pápanum seinni í lívinum at fáa ábyrgd av barninum til dømis foreldrinim
takk fyri
r binnsenmann hoyrir ofta hesaer argumenti um tað at tað er í føroyum at ella tað er orðamerkingin sum skal til fyri at pápa fer á partin men eg haldi eisini øgiliga nógv tað at sjálvt í kjakinum sjálvum og rederekkinum sum er at tað er øliga nógv sumfaktiskt einki álit á at páparner fara og at sama so haldi eg sjálvur at tað endurspeglast í samfelagnum altso millum fólk at hvussuhugburðirn er til tað at pápa taka barsil so vit mugu eisini hava álit á at nakrir og tað eru fleiri sum taka meira av enn tær fýra vikurnar at at at vit hava kort at álit á at tað eru summir summ
taka tað av sínum eintingum takk fyri ja takk fyri eg veit ikki um formaðurin kann koma við nær sær ein málsligari viðmerking men at oyra merkja tað er faktiskt eitt danskt orð sum er umsælt til føroyskt tá eitur at marka á føroyskum ja ja skils tað
so fær hennrikold orði gersvæformaður ja eg havi markað nokk so nógvan seyð tað hvi ongantíð fólk me harra formaður hetta her er eitt rættiliga spesielt uppskot hetta er eitt mannfólkauppskot má mann siga av gussnái htta er veruliga eitt mannfólkauppskot nú skulu ha menninir fram gera so væl kvinnur e út á arbeiðsmarknaðin hatta var tað hetta er tað sum mann rópar fyri ar liberalur øgiliga langt ímillum at mann sær munin ímillum ein sosial demokratiskan hugsanarhátt og ein leberalan hugsanarhátt tað liberaliu hugsanarhattur hann er tað

ger so væl fari aftrtil arbeiðis tað sum eg eri komið við tógvistríð við tógvstríð er tað blivið soleiðisnar at ein kvinna hevur rætt til hesar fjúrtan vikurnar tá ið hontn ver átta eg hevði ikki roknað við í mínari tíð at uppliva at nakað komi íg einum uppskot sum segði at nú kann að verða slutt við hesun her við hesir fjúrta vikuni kvinnurin ger so væl hevur tað átt tú kanst allarfrægasta lagi verða heima tann dagin tú áin ella dagin eftir út til arbeiðis saftur farvæl eitt tvey hundrað ára afturstig ikki hundrað ár afturtvey hundrað ára afturstig

eg hevði aldrin droymt um at mann kom hvat er tað fyri fyri mannfólk sum sum flokkast rundanum framsókn tá ið teir ikki kunna verða heima í fýra vikur fyri fimmogtjúgu túsund um mánaðin teir hava ikki ráð verða heima fyri fimmogtjúgu túsund om mánaðin hvar komu hesi mennini frá o so framsókn bliva samlað saman sum ikki hava ráð at verða heima í fýra vikur fyri fimmogtjúgu túsund om ja ja eg eg eg hevði aldrntrú eg hevði aldrin trúð um at upplivdi hatta aftur altso tað er helvtin helvtin av teimum kvinnurni sum eiga hava eina inntøku niðan fyri fimmogtjúgu túsund tað liggur um fýra hundrað og hálvtrýss s síðstu árini fýra hundrað gott fýra hundrað kirkuhelvtin og nú hevur mann eitt ein stóran problem av at nøkur ikki fáa meira enn fimmogtjúgu túsund tað er ein stór fjøld so fer niðan fyri fimmogtjúgu túsund ein stór fjøld tey betala mjólk um teir akkurát uppfara nú forrestin og tey hava olju at betala tey hava leksitet at betala og tey hva blaður og tey hava mat og hvat er nú eina fer at hava so hví mann sigur tað at hetta fimmogtjúgu túsund markið er tað mest avgerandi her í verðini og so s ga avið hinum sum fára tíggju dift ætt tað mánti tykur bara finna út av sjálvum tað hetta orðnatigun er nokk eg má siga at tað eg eri øgiliga ivirraskaður egat av at ava varð nú var eg úti í tinganesi tá ð okur tá ð okur hækkaði hetta her terðaðist nærr hetta hetta hetta her hesa barsis skipanina yrðasar og legði okur hevði snakkað um pensjónsgjald til til kvinnur sum far í barshul og eg veit ikki hvussu nógv ár so kundu okur tað lagt omaná við tók visturí nú er tað so komið men sjál fylgi tað skal tað er ikki nóg høgt enn men tað skal so koma so við og við so hvørt sum útgjaldið øh at mann fyrst fer at hækka hjá teimum sum fáa merst tað virkar ófatiliga løgið tað er ein trupulleiki at at í og við at okur hava eitt eeina skipan tað er ikki ein trupulleiki men men at regulera hana s tað er endurgjald fyri mista inntøkur henda skipanin gangur út upp á endurgjald fyri mistu inntøkur og tí eru tað nøkur fólk sum fella uttanfyri til dømis næmingar sum ganga í í hægri skúla tey fella uttanfyri í og við at tey onga inntøku einki inntøkugrundarlag at hava og tað er øgiliga trupult at fáa inn í hesa skipanin eg haldi at mann skal gera eina skipan við tóvustrí kanska mann kemur har til tað pjøvist ikki at starta so ógvusligt men men at starta eina skipan hvar ið miðnámsskúlanæmingar ikki bara miðnámskar næmingar men tey sum eru í læru og ikki hava eitt nóg gott grundarlag at tey eisini fáa eina upphædd sum er og pijøst skjat vera fimmogtjúgu túsund men hon kann vera soleiðisat tað ber til at at yvirliva fær man nøkur ár aftur so liggja tað ligga talið á kvinnum millum fýra hundrað og eitt annað og til fýra hundrað og hálvtrýss sum fáa minni enn fimmogtjúgu túsund og tað er

sjálvstøðuvinnurekandi tað verið øgiliga trupult tí at landsstýrismaðurn var úti við onkrum onkrum nú ein dagin nevnd útag sjálvstøðuvinnurekandi h tað hevur verið uppií og tað hava ein ein tey kunnu hava eina árning og tað kann ikki takast burtur tað kundi eisini verið meg at eg sæt í tinganesi at okur hevði lýst meira við tí at sagt at tað eri møguligt at tekna eina sjálvstøðua trygging tað eg er eitt av teimum tingunm sum eg kanska angri at at okur kundi havt gjørt meira við og tað kundi eg rátt landsstýrismannin við at sett eina lýsing í eitt annað um tað er á er á nei barsiskipanin ella hvat er at tað ber til hjá sjálvstøðum vinnurekandi at tekna eina trygging og hon er bílig hon er bíliga at teknað tað kann tað kann sigast í øllum førum soleiðisnar at tey vita tað tí at tað gekk ein tí áðren eg fann útav at tað var øiliga nógv sum g ikki visti at mann kundi tekna hesa her hesa her tryggingina soleiðis at mann fekk eina barsilsgjald hava eina skipan sum er á hædd við øll tey londuni rundan um okkum og endá eg havi nevnt tað fleiri ferð enn tað omanfyri í fleiri lond framkomulond og tað eru nøkur sum halda tað er fantastiskt at mann í einum so lítlum landi mitt útí á lantarahavinum kann hava eina so fína skipan sum okur og tað hoyrdi eg frá hesum og hasum je jever til tingarnesi og tað er aftaná tað eisini at tað eru onnur sum hava skeivt eitt sindur eftir hesari skipanini sum okur hava her kann tað virkuliga ber ta til at eitt so lítið land kann hava eina so fína skipan at fólk kunna verða heima í eitt ár er tað komið til viðtóg við stríð øh

altso ta tað kanningar vísa nú nú nú nú er alt kanningar nú nú nú nú er liviokur ein peroti hvar líkamikið hvat i kemur við so skuld hav kanningar vísa eitt annað og her vór sæ kanningar ið vísa uppskotið her tey hildu ávikas einoghálvtrýss og einogtrýss at teimum spurdi at mamman og pápin sjálvur frítt skuldu kunna avgera hetta her miðan hálvtrýss trýss prosent tað er fýra stórdan men tann viktigas parturin tað er tey sum liggja millum trýss prosent og uppeftir tey sum hvar maðurin sigur við kvinnuna veitst hvat nú er tú átt útá til arbeiðis tað er tann að tann tann størsta problemið tað er tað størsta problemið at okur hava eina skipan hvar er maður kann siga ar kvinna veitst hvat hetta her nú er skipanin blivin so leberal at nú er tað túsund fer útá til arbeiðis tú nú haldi eg at eg slappi av eitt sindur og so og so verður so verðu tað hennara uppgávu at finna útav um hon fer æt til arbeiðis til ikki eg hevði ikki trúð at okur upplivdu at fáa eittsovort uppskot her løgtingi tað má eg siga altso eg hevði droymt um at mann í tvey túsund og einogtjúgu fekk eitt uppskot um at avtaka rættiheitið hjá kvinnui at hava altso bara tær fjúrtan vikurnar altso okur sum ongantíð h ongantí ghavi fingið breista mjólk okur kunna hava livað allíkavæl tað r sotaer so síðnar partur av tí men men okur hava kungið at vita frá øllum at tað er ein øgiliga viktigur partur at í rtie her á fold at tú fær so góðar umstøður sum møguligt og nú sigur mann burtur við tí maðurin og hann orðnar eitt annað turnmjólk at keypi eit blinkað turnmjólk og so vevjaran okku saman og so finnur mann út av tí sum frægast tað er ófatiligt at okur komu í hesa støðuna aftur so eg kann øllum førum boða frá róliga at og javnaðarflokkn ikki høfrá frá mínari síðu av kundi eg ikki droymt um at tikjað undirviðhesum upskotum ikki droymt um tað hetta er eitt afturstig av teimum heilt stóri og tí vil vpá tað kraftigasta allaninum ikki tekur undir við hesum uppskotinum ikki undir nøkrum umstøðum tkhitt at man prísurtar regulera tey fimmogtjúgu møguligt at tað tað at tað kann fara fimm hundrað krónur upp ella sjey hundrað krónur upp tað tað tað skal eg ikki skilja okkum í pá tann mátan men at taka tey í tí legra endanum fram um tey sum fáa fimmogtjúgu tað má vera ein partur av at hava eitt samfelag hvar ið øll eru um ikki øll vórðu líka stillaðir so so frætt sum tað nú einaferð ber til at líkastilla

vimerkingar bjarni kárason petersen ger sovælja nú var hennrikold øgiliga skeptiskur yvir fyri hesum her uppskotinum hann sær tað kanska sum ein sum eitt kvinnufjenskt uppskot tað geri eg ikki munurin á tí liberala tankanum og tí sosial demokratiska tankarnum tað er tað at tann liberalu hann roynir ikki at lata sum um hann veit best hvat ið onnur skulu gera og tað er eitt sindur grundtankin í hesum her uppskotinum að er ikki ein spurningur um at kvinnur missa rættindi tað einasta sum tað ger er at tað ikki verður merkt til eitt ávíst kyn og at foreldrini sjálvi hava ræðisrættan á hesum her í døgunum og kunnu býta býta tað sína millum soleiðis sum tey vilja nú sigur hennikold at taðhettart at tað er maðurin sum onkursvegna dikterar at kvinnan sk úta arbeiða ella eitt annað abeint aftaná onnurfóttað er nakað slutorvið brøvl visti tú hyggur eftir kanningina víðari so sært tú at tað faktiskt fleiri kvinnur enn menn sum vilja hava hesa her broytingina framda hennikold tosar um hesi her yvir trýss prosentini sjeyogtrýss prosent av kvinnum sum vórðu spurdar vildi gjarna hava foreldu
sum kunnu
ja takk eg haldi ting mann mugu vandast har um orðini mann sigur ikki slutur og brøl í tinginum annars hendrik áldger so væl tað er fínasta ordan frá fórkvinna at tey halda tað tí tað styrkir uppaftur meira um mína støðu ísnir tað er nemliga tey tretivu fimmogtretivu prosentini sum eru tey viktigari parturin av tí ikki tey sum hava og brúka rættiheidnar okur sum hava livað nóg leingi okur vita hvar hvussu støðan er hjá einum parti av hesum fólkum hesi pørini hava fýraogtretivu vikur at býta sínámillum tað kann enda maðurin kann vera allars fýraogtretivu vikun heim hvat er trupulleikin hvat er trupulleikin tá tú hevur fýraogtretivu vikur at siga maðurin hann skal hava allars fýýra tíðir hvar er trupulleikin at kvinnan hevur sær fjúrtan vikurnar fast sett hetti mín rættur at vera heima eg havi akkurát átta barn henda rættin eigi eg og hann haldi eg at okur skulu halda rimmar fast við at kvinnan eigur sær her fjúrtan vikurnar her kann eingin maður koma
og skava burturav av nøkrum slæri ja takknæt
næsta viðmerkja er bjørt samuelsen gerso væl ja takk fyri tær fjúrtan vikurnar hava eina søguliga orsøk jústi sum hennik old nevndi við seg brøstagevingina at mann vil tryggja tí tað hevur øgiliga stóran týdning fyri heilsuna hjá barninum eisini seinni í lívinum en eg ætlaði at spyrjat hennika ald hann gjørdi nógv burtur úr at tað var at taka rættindi frá kvinnum og eg eri samdírum at tað kann gott í úrslitið men eg síggi eisini at at úrslit kann blíva tú tekur rættind frá monnum tí túð hevur tikið tíggju ár at barssi til at at menninir fingu seg fóru frá tveimum upp í fýra vikur tað tók tíggju ár áðrenn mann fekk løgtingið við upp á tað nú eigur pápin fýra vikur saman við barninum innan fyri tað fyrsta árið hví skal mann taka tað frá pápinum heldur hennrik old at tað er serliga lætt hjá teimum monnum sum gjarna vilja í barsil at fara tað asto teir vitaðú væl at arbeiðsgevarar og onnur fáa vænta kanska meira av tamóti mamman sum fer so at tar spyrj hennikold um hettaikki eisini kann blíva eitt afturstig fyri ungar menn sum gjarna vilja
í barnsberðarfarleiðir takk fyri
ja altso visti eg soleiðis at mann ikki semjist um at at maðurin skal fáa einiligan part av hesum fýraogtretivu vikuni so eru tað sjálvfylgir tey problem og tað eru nøkur inni her sum hava hildið tað at mann skal seta burturav tí skal mann aftur marka nakað eyka til mennina tað er eg havi ikki so øgiliga nógva altso til yvirs fyri at mann fer at marka nakað spesielt nógv til menninar teimum hann fungi komur har til at menninir kunna taka hesar her fýraogtretivu vikurnar tí at at at tann viktigasti parturin eftir míni tykki er tað at kvinnan sum eigur barnið hevur eina framíhjarætt tær fyrstu vikurnar aftaná hann er áttur av barni tað er tað viktigasta vitst tað ikki einans sum so fýruti eitur eitt ávíst problem men tað er ikki verandi størsta problem at mann ikki einur um taðurin ikki kanska kundi verið fjúrtan dagar meira ella minni heima

ja takk bjarni hammer ger so væl ja takk fær formaður so eingin ivi um her er nógv í uppskotinum sum er her eru kanningar og so víðari sum vísa nøkur ting men nakað sum kanska manglar sum henni hevur hálvstjálvar inni á tað er hvussu mann ætlar at um nú at maðurin fer í barcelona beinanvegin í staðin fyri mamman hvussu mann so ætlar at varðveita at barnið skal fáa brostamjólk forstríða tær við at fáa bjórstamjólk nú at
fyri arbeiðis ha takk fyri árformannin
ja takk nskihatta hatta var hatta var ein trupul spurningur at svara uppá altso eg havi livað tá ið ið hesi her turvmjólkar blikkini vóru við í grønlandsku tekstini uttaná taðvar tað fyrsta eg kom til grønlands grønlendska tekst tað var uttan á turnjólka blikkina eg hatað í dag turnmjólkina je hatað er tað veruliga tí hon var resisfull í ta periotina tá ið neytini sleptu tá fingu okur onga mjólk men men aftur til meirialvorliga partin av tí at at tað segist vera ein viktigur partur at mann hevur møguleika at fáa altso okur vita tað at at kvinnur hava børn við llla menninir fara avavstaðv á arbeiðsplássið hjá kvinnuni at at barnið skal fáa brosta mjólk eg veit ikki um um um um í einum sum modernaðum landi hvar okur komlir so langt at tú skuldi fara tað aftur stigið aftur at siga nú taka okum ta rættuheitina út við konuni tá ið ho heer átti og til arbeiðis lat mannin sita heimaá og skvætlast við eini løru taðtað er

gersvæja takk fyri frú forkvinna ja tá ið mann kemur upp aftan á hennik old tá er tað nokk so ringt ati at gera tað betri enn han eg roknigi við men eg haldi at røðan hjá hennikaold var greið og eg eg tók undir viðtíg mest av tí hann segði haldi eg eg skilji helst ikki ordiligani hví mann í hesum uppskotinum skal inn ati at hvussu m avtaka hesa her merkingina ella markingina til til pápan sum sum er ásett eg sá eina frágreiðing frá bjørt samunsen í áðni um hettaher við norðurlondunum hvussu pápar brúka sína markaði barsils dagar og hon vísir tað at at faktiskt tað at tað er tørvur á trúgvi g at hava hesa markingina á statuverk tí okur eru slekki búgvundir hitt haldi altso ku uokur eru slekki har sum sum samfelag altso føroyar altso vistutú hygur eftir hvat í hinum londuni hava hygt eftir íslandi tildømis so brúka tretivu prosent knapp tretivu prosent av monnunum sína sína barsilsskipan tað sum tær hava atkond til stvenskran brúka áttaogtúgu prosent dá mær at brúka ellivu prosent finn e at ellivu føroya brúka sjey sjey prosent og og norður at brúka nýtian so at eg eg haldi ikki tað at tað er rætt at at mann fer inn og og líkasum slelest her og sigur hetta her síggja tykum sjálvi og o og orðnar tingini tygra ímillum eg trúgvi ikki tað kemur at fungera fa at vera púra erri sum eisini undanfarna røðaran nevndi he so hevur mann í dag fýa vikur til pápan altso pápin hevur fýra vikur at kunna gera brúk av innan fyri eitla ár og tað gangi egútfá tit allarslensi páparnir er sum hava møguleika til tað gera brúk av og sum tað eisini verður sagt so verur taðmann hildið tað at tæt fyrstu fjúrtan vikuna hjá einum einum barni ella mammuna hjá sær hvussu er at fáa brostamjólk og og tað sum nú annaferð er tørvur á at umsorgan frá frá frá mammuni er viktig eg veit um ta kanska bara a dreingir meg at dreingirin eru øgiliga eru øgiliga mammuligir í mun til kanska genturnarat eg minnist at tað tað hjá meg var tað mamma sum var hon var líkasum tann sum hann altíð hevði hevði tørv á og mann ropti á tað tað var nakað so eg gangi út frá tí at tað er eit eitt eitt ávíst fask knýti millum millum millum børnini og mammuna meira en hvat er millum mammubarnið og pápan tað haldi eg er eri nokk so kent haldi eg fyri tey flestu meni eg má siga tað at eg fari ikk ataka undir hesum uppskotinum eg haldi heldt ikki at hetta harsum eru nevnt um hetaher við hámarkium og og og og og teimum fimmogjutúsund krónunum at ta eru líkasum tað breykum peintu i hesun her tað er ikki tað sum avgert hvørt ein persónurin skal fara ví bart l ell ikki og eg eri púra samdur vi henrikaald er tí at tann sumeg iki ráta a fara eina mánað í barsul við fimogj túsun krónum hannhevur ein trupulleika fyri g at siga mist hann kjenar meir enn tað dagliga at haniki klárar tað so fyri at gera eina langa søgu stutta so vil eg bara siga tað at okur koma ikki
tk undivið hsum málini takk fyrhra formaður
ja takk har er ein viðmerking frá bjarna kárasom petersen ger sovæl takk fyri frú forkvina ja nei tað isolæra sæð so kann tað gott vera at at teð ikki er tann heilt stóri inntøkumissurin fyri einum einstøkum pápa at fara í farloyvi í fýra vikur men vissi mann vil gjarna hava hann at taka fleiri enn fýra vikur so feru tað at kosta honum meira tá verður ein størri inntøkumissur og nú tosa ikki um ein einstakan pápa so tá tystiskt sæð so eru menn í hægri lønarbólkum typiskt upp um fimmogtjúgu túsund krónur um mánaðin og tað tann miðallønin sum er hartá ið hetta bleiv ásett tvey túund og fýra tá var miðallønin hjá monnum seksogtjúgu túsund í dag eru hon áttaogtretivu túsund so tað ræðuliga nógvir menn sum missa nógvir pengar av at fara í barsilsfarloyvi og nógvar kvinnur sum missa pengar áv fær barsilsfarloyvi tí siga vit framsókn at kompensatiónin skal hækka eitt sindur so at tað ikki verður líka stórar inntøkumissur bæði í absoluttum tølum men eisini proportina
fri menn takk fyri frá forkuna
gsja men eg skilji væl argumentið hjá bjarna kárasonpetersen men nú havi okr akur t hækkað barsskipan upp í eitt ár hon kostar null komma seksogfýrt prosent fyri hvønn einasara løntakar í føroyum at at gjalda og skal eg fara inn upp á eina skipan sum skal dekkaút frá teimum háløtti í landinum og hvat taðskal hava so trúgvi okur fá eina problem um skipann tí so skal gjaldið als munandi hægri upp enn tað er í dag og spurninguri er hvussu rætt tað er altso eg eg haldi eg eg ivist eg ivist í um um um tað er rætt at fara og og biðan snakka um eitt eitt gjald sum kanska endar ppi á nú nevna tykur tretivu túsund krónur her altso tað e øiliga skjótt at tey allarflestu sum skulu hava tt jaldið pit tretri túesum krónur tú er nógv nm omanfyri tað so eg trúgvi ja jeg trúgvi tí g eg fá so rímiligt ja a tygvi tað er tú for langurt at fáa eitt ár í barnsisskipan eitt ár tiltú betalar eitt ár f fyri so tú og eg samhandsfesti til øll hinin sum hava børn eg haldi t tað er rímiligt at mann altso fimmogtrýss krónur rímiligt at mnn sigur kvastan rysta trigin sjálvandi tað er so tað tað er ha
takk fyri fomani ja takka har var ein viðmerki
heold gersovætakk ja tað er er er skjótt at blíva samdur johandal um at at hetta her við við við kompensatiónini at nær nær fert tú akkurát ein ein trolari er av veg heimi í barrenshavni nú visti teir skuldu farið í í barssel fyri tað sum tað sum inntøkumissi so hevði tað jú verið eitt r rresisfult talvið mann skuldi betalt til til til skipanina og og okur hava meðan eg var úti og kannaði okur hvussu tað var í íslandi okur lógu langt oman fyri endurgjaldið per mánað enn teg hevði í íslandi oman fyri norra sum er heimsins ríkasta land vór okur eisini tá tað kann vera tú javnaski meira út nú hetta er ikki nøkur vánalig skipan hetta er ein fantastiskt skipan eftir mínum dykki at onkur maður missir tvey túsund krónur um mánan ella fýra túsund um altso her tvey komma tvey haldi prosent ella tvey komma trý av rav børnum visse ið tey eiga tværeiðis ella tvey børn so er hetta
ein lítil
ja takk jóhan dahlja tað er tað fyri fólkina ja tað kundi verið áhugavert at fingið tølini hjá at fingið hagtølini hjá hinum norðurlondunum hvat tey gjalda í bakstu skipanirnar hjá sær nú er okkara sjónvending at samanstøður skipast tú ert gold av løntakarunum í tá ið vit tey danskir og aðrar tær eru partaltar av statunum tí eru meira sosialar skipanir sum vit ikki minnust men tað kundi verið áhugavert tí í nevndini at okur fáa tey tølini á borðið so at okur fáa kortlagt hvar ið okur eru í mun til restina av okkara grannlondum tí eg eri samd við hann á gold sum vit eg minnist tað so er okur fólk betri enn enn útini í grannlondum hjá okkum tá tað kemur til útsjaldina
til barsskipanir takk fyrifr forkvina ja takk næsta røða er bjørt
fyri frú forkvinna eg tíggju minuttir verður neyvan nokk við øllum tí sum eg havi up á hjartað um heitta uppskot sum eg haldi er eitt rættiliga álvarsamt uppskot og eg væntaði ati tað mest konserva tí kreftirnar í tinginum fór e at heilsa uppskotinum vælkomnum og og tað tað hevur fólkaflokkurin so eisini gjørt orsøkin til mær settar ikki dáma eitt uppskot ð um siga tað beinanvegin og eg tosi vegna tjóðveldið tað er at eg haldi at uttana kanska vil tað so haldi at mann kann koma at bróta niður nøkur ting sum tú tikið øgiliga langa tíð at byggja upp eg haldi a uppskotið um fíggjarviðurskiftin er gott har hevur mann eisini tað søguliga við í øllum førum lutfalsliga at mann nevnar ikki hetta markið faktiskt tá ið skipanin kom var enn nógv hægri tá var tað fimmogtretiv túsund men tað bleiv lækkað rættiliga skjótt tað er ikki rætt tá ið tað verður sagt at vit havd bestu útróðlsskipanina eg havi sjálv verið í barnsburðið í norra og tá kundi eg velja ímillum at fara á tíggju mánaðir við fullari løn ella tólv mánaðir við fýrs prosenta míni løn sum var væl hægri enn fimmogtjúgu túsund og heitt nógv ár síðani míni børn eru vaksin í dag men vit hava eina fantastiska góða skipan og túhevu tikið so nógv ár at byggja hanna upp tú er tikið tjúgu ár at byggja skipanin upp til har sum hon er í dag og útá tók tíggju ár at fáa pápin um tvær vikur tað fyrstu tvær vikuna áttu pápin frá byrjani av men tá skuldi hann taka tær innan fyri tað fyrsta mánaðin tær loystu vit upp í tvey túsund og átta tá ið eg sum landsstýriskvinn í vinnumálinum fyrstu ferð kom niðan við einu einum at leingja skipanina og marka ein part av leingingini til pápar tað uppskotið kom bara lutvíst ígjøgnum vikurnar vórðu markaðar til pápan tær tríggjar vikurnar eg hevði sett meni men tað bleiv gjørt soleiðis at hann kundi velja at geva mammuni teirm men so átti hann tær í øllum førum sum útgansstøði eg haldi at uppskotið eg má siga at mína ærliga meining tað er rættiliga søguleyst í mun til javnstøðu ímun til rættindina hjá mammunum sum henni gold á nógv inni á men sanniliga eisini í mun til rættindi hjá pápanum jóhan dal vísti á hagtølini sum eg havi her eisini frú forkvinna hetta er javnstøðupolitikkur frá undanfarnu samgongu sum framsókn var ein partur av tað var nemliga tjóðveldi javnaðarfloknum og framsókn og tað varforkvinnan her sum kom í løgtingi við hesum og her er eitt avki trý snýr seg um menn og javnstøða tað e eitt fantastiska kapittul tað snýr seg um væntandi rættindin hjá pápan í samfelagnum í dag og saman við herfyri var ein ráðstevna í norðurlandahúsinum har norðurlond sum hava fukkusað á nógv upp á gransking hesum økinum eisini høvdu sett pápan á skránna eg hevði eitt net eg ætlað at tikið við í dag og og forelt tilframsókn har tað sendu daambord altso fá páparnar umborð tí at tað granskingarúrslitið sum varð lagt fram í norðurlandahúsunum vísti tíggju niðurstøður sum allar gingu upp á ati familjan styrkist við at pápin tekur sær meira av børnum frá byrjan av og pápar vilja tað og í norðurlondum og tað er nokk ikki galdandi fyri føroyar men har vísa kanningar at ein stórur meiriluti á kvinnum og monnum oman háverog hálvfjerðs prosent halda at rættindini til barnsborð skal vera nógv javnari býtt ímillum mamma og pápa og tað eru nógvar orsøkir til tað millum annað tað at mann sær ati

mann sær at at at at tey trívast betri í hjúnabandinum tá ið javnstøðan er betri og javnstøðan verður longu við at pápar taka sær av børnum og og so eru aðrar niðurstøður sum allar benda tann vegin á ati pápin verður meira ein umsorganarpersónurhann verður mettur javnari føddu mammuna sum umsorgapersónur tá ið hann frá byrjanin av hevur verið við til at tiki sær a barnum og nú komi eg til tað sum kanska er tað týdningarmesta uppáangið hjá mær í mun til páparættindini her tað er tað at helvtina av børnum í dag verða altso fødd uttan fyri hjúnaband og tá ið børnini verða fødd uttan fyri hjúnaband tá hevur pápin heilt óalmindiliga trupult við at fáa atgongd til nakra barsilsskipan ella nakrar barsits viku tað er ikki lætt hjá foreldrum tá at at semjast og tá hevur pápin v ógvuliga góð rættindi við tað at hann í øllum førum hevur hesa fýra vikurna so snýr tað seg eisini um tá hjúnaskilnaður er hví er tað næstan altíð mamman sum fær rættindini til barnið hví er tað ikki meira javnt jú tað er eisini tí mann kann vísa á at í føroyum er tað næstan altíð mamman sum hevur høvuðsáburgdin og tað fer tað eisini at halda fram við at vera eg haldi bara tað er eitt sindur mær dámar ikki búka origrunt men eg haldi eitt sindur óðgjøgnum hugsað at mann nú fer eftir at niðurlaga hesar fáu vikumamar mannen hevur bygt upp til pápan tað mamman hevur fjúrtan vikur fýra vikur áðrenn barnsburð í fjúrtan vikur aftan á barnsburð tað er av givnum orsøkum teir fýra vikurnar áðrenn barnsburð er sjávandi tí tað er øgiliga trupult at megna at arbeiða tá mann hevur stóran búk og og illa orkar ar arbeiða og sooman fjúrtan vikur afturat og tær eru komnar at av heilsuorsøkum mann kann millum annað leita e tilfarið hjá vo av heilsuorsøkum mælir mann jú til at mamman skal bróðsgeva í minimunn tríggjar vikur men helst í eitt ár men at mmamman brósta gevingin tær fyrstu tíðina er nógv tann viktigasta tað er simpultenn immunforsvar barnið verður óbeskjúftað tá ið tað kemur heimin og brøstamjólkin hevur sera stóran týdning eisini at summi klára seg uttan tí tey noyðast men fyri heilsuna hjá barninum hevur tað avgerandi týdning við brøstamjólkini og tí er tað eisini ikki uttan orsøk at mann hevur sagt at mamman skal hava frið til at vera samum barninum teir fyrstu mánaðirnar harumframt er talið av teimum sum fáa keisarsnitt í føroyum ógvuliga høgt og ikki minst tar mammurnar hava eisini brúk fyri esum friðunum frú forkvinna jóhandal vísti hesi tølini sum eru í hes her javnstøðupolitikkinum sum eygum samelsen legði fyri løgtingið í svøríki og íslandi taka ein triðing av pápinum taka páparnar ein triðing av barnisforleimin hví tí pápakvodurnar eru ein triðingur í norre er tað tjúgu prosent har eru pápakvodurnar væl longri enn í føroyum men tað svarar sirkað til tað sama í finnlandi har hava hava páparættin verið rættiliga veik í mun til barsilsskipan har tosar mann nú um sitandi leiðsla um ati politiska leiðsla um at innføra tað at mann hevur meira javnrættindi til mammur og pápar í barsli og danmark liggur langt niðri eisini tí páparættindini eru veik u barsusskipan og føroya liggur heilt í botninum og vit hava hesar fýra vikurnar so eg fari veruliga at mæla frá at mann beginar at pylka við tað kanska um tjúgu ár er hetta relevant uppskot eg sk eg skilji væl grundtankan í at tað hevð verið gott mann bara kundi býtt men eg haldi faktist fyri at liberalan flokk sum framsókn so hevði eg trúð at tey tóku meira støði í einstaklinginum og ikki minst í pápanum um mammuni altso pápanum ogmammuni om rættin hjá barninum til bæði børn eg eri hundrað prosent sannførd um at verða hetta uppskotið samtykt og fer sum fekk samgongan skundað sær at fremja tað og so standa bæði pápar og mammur veikari aftan á hetta uppskotið og harvið barnið
um eg kann sleppa enngeva eit lítið sindur burturúr sínum javnstøðupolitikkinum ja ger sovæl her verður so víst á a mann eigur at styrki rættindini hjá pápanum hetta er so undir foksøki trý og so verður víst á at mammurnar taka longu sum er trýoghálvfems prosent av farloyvinum og at ein máti at loysa tað upp á at fáa býtt tað betri er at mann oyramerkir ella má marka meira til pápan so stendur kanningar vísa jú longri tíð kvinnarer burtur frá arbeiðsmarknaðinum tað størri verður lønargjógvin millum kynini kanningin vísir at fyri hvønn mánað sum pápin er barnsborðarfarloyvi hækkar framtíðarlønin hjá mammuni við nærum sjey prosent so fyri mammuna og arbeiðsstøðuna á arbeiðsmarknaðinum og hendan er vaksandi lønargjógvin millum kvinnur og menn hevurtað eisini týdning at vit styrkja rættin hjá pápinum at verða heima við barnum at pápar færi barsilsfarlogu gagnar tó ikki bara lønarlagnum hjá kvinnum tí fíggjarstøguna hjá og og tí fíggjarstøvunum hjá familjuni men gagnar eisini pápin og børnum teirra royndir úr eitt núr íslandi og danmark vísa at øll familjan trívist betur tá páparnir eisini fáa møguleika at verða heima hjá børnum og her eru kelduvísingar sovíðari stendur pápar sum hava verið í barnsburðarfarloyvi fáa eitt tættari samband við barnið og pápar hava stóran týdning í mun til kensluligu andligu menningina hjá barninum eins og menningina av inlivingarevnun barnsins kanningar vísa tey londini sum marka ávísar vikur til pápar hava best úrslit í mun til at pápar fara í barsulsfarloyvi tað akkurát tað sama sum norðurlendska kanningin vísti ein kanning sum gamlop gjørdi fyri javnstøðunevndini trettan vísir av stórum meiriluti á báðum kynum hevði tikið av og hetta er í føroyum um pápin hevði fingið boðið tríggjar mánaðar barnsburðarfarloyvið markaðir til sín eg taki htað framfrú forkvinna tí ati tí ati eg taki hata fram frú forkvinna tí at tað verður víst til júst ein av hesum kanningunum í hesum uppskotinum men har tekur mann so ikki hendan partin við altsu mann vísir á at tey gjarna vilja mann kann býta tað sjálvu og tað skiljir fyrisovitt væl av at mann vil men viðhvørt hava vit eisini ábyrgd at síggja teir forðingar sum reelt eru í mun til arbeiðsgevarar í mun til mentan og hesum samfelagnum í mun til alt møguligt sum eru nakrar forðingar sum ikki eru garfestar men sum eru innbygdar í samfelagi og vislíka frú forkvinna kann sleppa at engeva eitt lítið brot afturat hesuferð er taðkatrin kalsberg sum var forkvinna o javnstøðunevndini í tvey túsun og trettan og katrin kalsberg sigur hettar tað er tankavekjandi at menninir sjálvir halda tað bera til meðan kvinnurnar síggja arbeiðið hjá manninum sum eina forðing hvørji størv eru soleiðis háttað at ikki ber til hjá starvsfólkum at fara í barsul nakrar vikur frá hvørt barnið í eitt heilt arbeiðslív og tað sumtáverandi forkvinna javnstøðurnevndin vísti til tað var tað at kvinnurnar grundgaðu við at ta tá i tær søg t tað fóru skhe bera til hjá pápanum at vera so nógv heima so dgóvu tær við at hð hvar arbeitt hjá pápanum sum forðaðu tí men tað vóru nógv færri pápar sum ikki sóu tað sum eina forðing og tað sigu mær so nógv sum at øgiliga nógvir pápar í føroyum í dag og eg trúgvi teir allar allarflestu av teimum yngru ynskja sær at kunna fara í farloyvi saman við sínum barni men tað eru nógvar innbygdar forðingar í hesum landinum og tær eru bestemt ikki burtur takk fyri frú forkínaja takk nú fór tíðin her vóru nakrar viðmerkingar
hva bjarni kárasun petersen ger so væl takk fyritil forskíðina nógvar áhugaverdar hugleiðingar frá bjers samuelsen og hon kemur eisin við nøkur ivamál sum eru inntrant men eg haldi eisini on ur misskil kanska nøkur ting undirritari var eisini til tiltakið steytogt norðudi kátur sum norðurlandahúsinum og tá var ein av eisini punktunum at at tað tað góða við at menn tókum meira barskild ta av tað teir gjørdist minni maskulinir altso tað tað er akkur sum hvør skal siga hvat er hvat tað er hendzyksmessit tá tað kemur til um menn skulu taka meira ella minni barsil harafturat so nevndi bjørt samesen hefta her við at um mann fekk trý mánaðir bartursfarlívið í boði so var vóru ein trýss prosent sum tóka av men har gloymir gjør sámesta at nevna at tá stendur í viðmerkingunum til kanningina at vissir mann ikki tekur av sum fella burtur so sjálvandi tekur mann tað av soleiðiskal mann fáa statistikkat venda hendan viðnum handan vegin men endamálið við hesum uppskotinum fyr tað fyrsta tað við at hækka hámarkið tað er fyri at fáa menn í hægri lønarbólkum til ikki at taka
at kominurnar kunnu sjálvi velja hvussu tey skipa seg tað er einki við at fara í nót í javnstøð og aðarsetningstøð
ja takk bjørt samuelsen
ger so væl ja takk fyri nú

tín gong skjótt bilju stinussen við mær sum ger so væl takk fyri frú forkvinna mann sigur at eg var ómetaliga fegin um at hoyra bjørt samuelsen standa og hálova týdninginum av pápanum hvussu týdningarmikið tað var at pápin var saman við børnunum og enntá las hon tað burtur úr javnstøðupolitikkinum hjá undanfarnum samgongum so eg má bara taka nakað av mínum orðum aftur tá ið mann hevur verið so negativ fyri javnstøðupolitikkinum hatta er nakað av teg besta sum eg skriva um um leiklutini hjá pápanum og sum ikki meir undrar tað meg at bjørt samveltssæn hevur lagt uppskot fram á ting um at tað skal bera til at fáa pengar úr barnskipanini uttan at yvirhøvur skal vera nakrar pápi uppi í skipanini

ja bjørt samelsen ger sovæl takk fyri í sær norðurlendsku kanningini sum eiturhetta at fáa pápar umborð har vísa tey nettupp á ati at sjálvandi hevur tað týdning at báðir umsorganarpersónarnir hava møguleika at vera umsorganar persónar frá fyrsta degi av hjá barninum tá ið tað eru tveir umsorganarpersónar sjálvandi hevur tað týdning fyri menningina hjá barninu men har verður eisini undirstrikað at tað merkir ikki at hjá samkyndum foreldrunum at tey børnini ki vera akkurát líka væl simuleraðir og kunnu vaksa upp undir akkurát líka góðum viðurskiftum munurin millum biljustinesen og meg er kanska tann at tað altso eg fyrihaldi meg til at tað eru nøkur børn sum hava tvær mammur í heilt sjáldsomum førum tveir pápar heldur enn maa mammu en ein pápa men grundleggjandi snýr tað seg um at bæði foreldrini hava javnsettan møguleika til at vera saman við sínum barni og nú snýr hetta uppskot seg um at avtaka pápakvoturnar og mammukvodurnar eisini sum í báðum førum heldur tjóðveldi at tíðin er

ja takk so er tað beinir johannesen ger sovætakk fyri eg haldi eisini gott at bjørt samalsen tosar um týdningin at mamman og pápin eru um sítt barn ta fyrstu tíðina eg havi tveir spurningar hvør veit best hvat tørvfamiljan hevurr tá familjan sjálv ella er tá vit politikarar og so eisini at hetta e tá mann tosar um hví pápar ikki fara í longri barsisenn tú gera í tað altso hugsað at spyrja røðaran um tað er løgið at mennisku taka longur enn fýra vikur tá ið onkur ger tað so tendrar áein forsíða onkustaðni eftir inslag í sjónvarp og útvarpi spurdi it ikki eisini at vit eisini sjálv broyta eitt sindur redrykkin harpeint og gera tað kanska meir nomalt enn men taka longur barsfarloyvi tað er kanska eisini
hjá okkum takk fyri
ja takk bjørt samuelsen ger sovæl takk fyri eg eri glað fyri bein johannesen tekur hatta dømi fram ttí tað er so sjáldsamt í føroyum at at tað blívur ein søga og tað er langt úti haldi eg men tað er ein orsøkklað et kanska tí føroyar liggur heilt av botnunum í mun til at pápa taka barnspyrafarloyvi í norðurlondum og har meðan onnur lond royna at styrkja tað soleiðis at at páparnir fáa betri rættindi til at kunna taka ein partaafarloyvini so gongur hetta uppskotið upp út upp á at fara øvutan veg jú eg haldi at familjurnar sjálvar eru best til at avgera tað men eg síggi eisini førðingar eg kenni menn altso nú tað er so nokk so langt aftur í tíðini men eg kenni dømir um menn sum hava sagt við sínum arbeiðsgevara eg vil gjarna í hava fingið at vita ða fari tú bara men tú piljø ørt at koma aftur tað er ein realitetur og ein fólkafloksmaður tá ið eg ið átta kom við hesum her uppskotinum gjørdu gjøldur burturúr um landsstýriskvinnan veruliga sá fyri sær at skipini skuldu liggja svínábundin meðan páparnir fóru í barshil og tað er tann hálningur hann hevr ikki burtur enn tíverri so tjúgur
hárifór tíðliga er heitta uppskot eri eg bangin fyri takk fyri
ja takk edva jacobsen gersovæl takk fyri frú forkvinna tað var nakur táttir hes uppskotinum eitt er tað man kanska aftaná nógv ár hyggur eitt sindur upp á ta útgjaldið sum er ír barsisskipanini er tað nøktandi kundi tað verið píviðgjørt møguliaga og hvat vildi tað gjørt so haldi eg ein áhugaverd vinkul men eg haldi heldur ikki at mann skal taka og siga frá fyrsta degi so taka vit kanska barslið vekk frá mammuni mamman borið barnið og mamman haldi er týdningarmikið brúka tær fyrstu vikurnar og so er tað tað hvussu langt deteilstýra vit familjulívinum upp á tann mátan at hvør skal mamman ella pápin skal mynstri í føroyum øgliga nógv broytt upp á tað at tað er øilia nógv menn sum fyrr sigld upp á ella arbeiddu teir arbeiða nú kanska at ganga seks fikur heima seks vit burtur eg rokni at intersamt av at gjørt eina kanning um hvussu nógv eru teir føroysku páparnum um barnið tí nógvir sigla úti nógvir hava vaktarskils arbeiði hvar teir eru heima nógvar vikur eisini undir einum barsli sjálvt um tð ikki eitur á

ja takk bjørt samuelsen ger sovæltakk fyri ja eg haldi at hata er rættilig ágavert tá edvar jacobsen tekur fram øfyrsta hetta var fíggjaviðurskiftini nú brúkti eg ikkiso nógva tíðippár tað har eri eg ikki ósamd at markið tað liggur longu í skipanin í dag at tað stendur í viðmerkingum til upprunauppskotið at mann heitti á landsstýrisfólkinum um at dagføra hetta her útgjaldsmarkið loypandi við lønarmenningini og taðhevr másn so ikki gjørt tjóðveldið hevur nógvar ferðir tey síðstu átta tíggjuárani lagt fram uppskot um hett her við fleksbarsil sum vit kalladað í dag fleksbarsil og har havi e nettupp víst á tvey ting tað eina er vit hava skoti upp at útgjaldsmarkið kundi hækka tíð veg so ikki vrði undirtøka fyri tí enn men vit hava eisini skotið upp at mann nettupp tók atlit til at vit hava nógvar familjur har tað eru sjómenn og har páparnir so kundu brúkt og mammurnar kundu brúkt sínar kvotur meira sum ein kliptkortsskipan yvir átt longri tíðarskeið nettupt so tað ikki pjóðs at brúka barsils tíðina meðan pápin allíka vær heima og tað hevði kanska gjørt at familjan fekk taðn nógv lættari e kanska tvey ára tíðarskeið men sjálvandi máttu tað vera gjørt í í í samstarvi við arbeiðsgevaran og mammurnar máttu havt loyvi frá arbeiðsgevarunum ella páparnir
tr eisini fyri at longta og dum tað eina árið takk fyri ja takk so er tað ing
sólhin olsen ger sovælja takk fyri takk fyri eina góða røðu frá bjørt samuelsen eg kundi hugsaðu um um eg kundi hugleigta eitt sindur um tað atøll esi her uppskotini sum hava verið gjøgnum tíðirnar um um pápafarloyvi nú er hetta so tað øvugta kann mann siga tey hava ein tendens til at skiftið identitet tá ið teyr koma á tingborð og onkuntíð hev ta undrað mer at tey yvirhøvur sloppin tað tí at sum bjørteinini hevur víst á so snýr tað seg um at atmann vil hava páparnar at taka til fyri barniskylda up fyri pápanskyld til relatiónini millum pápa og barn tað snýr seg um men tað verður altíð gjørt í prosessuni til felags nú er tað foreldrini tað snýr seg um at tey skulu kunna deila hetta her men tað er ikki tað atlitið mann ið upprunan hevur viljað tikið man e viljað tikið atliti til at barn og pápi skulu hava møguleika at fáa eina betri relatión tí tað hendir ikki enn frívilja í føroyum vit eru noydd at lóggeva um hetta her í nøkur ár afturat sum bjørta
kanst eisini vilja
ja takk bjørt samuelsen gersovæl takk fyri ja vit hava í dag eitt samfelag har bæði foreldrini arbeiða úti tað eru hvussur normurin í dag tað vartað jú ikki vissu vit fara bara kanska eitt ættarlið aftur í føroyum vit hava veruliga settella okkara skipan er soleiðis at tað eru nógv sløg av familjum og tay nógvir mátar tey arbeiða uppá men eitt sum er givið tað er tað at pápar hava nógv veikari rættindi í mun til mammurnar í mun til børnini í dag visu vit skuldu tikið útgavsstøðu við at hava javnstøða tað er tað ikki í dag og har eru páparnr í nógv størri mun við skerdan lut og eg haldi at mann gloymir ofta tað tá ið mann tosar um hesa pápakvoturnar at tað eisini snýr seg um at tryggja teimum at teir við góðari samvitsku kunnu fara í barnsburðafarloyvi og njóta gott av tí seinni tí teir kunnu vísa á at teir hava verið annar høvuðsábyrgdarpersónurin heilt frá føðing av so eg føli ofta at tað perspektivið manglar eitt lítið sindur tá mann tosar um pápakvodur og so haldi at bæði foreldrini átti at havt møguleikar fyri at arbeitt lutvíst og veru lutvíst í baoyvi ella at familjan ið haldida tikið nógv meira fleksibul kundi settað saman
eftir teirra tørvi ja takk næstur at røða er biljus tynissi
gersætakk fyri frú forkvina í útgansstøði haldi eg at

ideella er at foreldrini sjálv avgera hvussu tey býta barsils farloyvi tí sum uppskotsetararnir siga so so eru umstøðurnar í teimum ymsu familjunum øgiliga ymiskar og tað er næstan eingin familjustøða sum sum er hundrað prosent eins og tí er tað ofta øgiliga nógv undantøk í einari standardsskipan sum barsilsskipanin er undantøk sum gera at nógvar familjur fáa ikki fult gagn av tí skipanin sum er galdandi og intensiónum í skipanini og hvørja ferð í tað hendir at familja ikki fær fult gagn av hesum so er tað barnið sum so ella so verður taparin tí at endamálið við skipanini er at barnið skal kunna vera saman við sínum foreldrum ta fyrstu tíðina eg haldi at tað eru nógvir góðir tankar komnir fram her í dag og eru stórir tillegingar av millum annað tí sum bjørt samuelsen førdi fram at barsilsskipanin eigur at verða meiri fleksibul at vit kundu gjørt hana til eina fleksbarsilsskipan ella eina klippikortsskipan soleiðis at foreldur meira frítt ráddu yvir tíðini sum tey hava samanlagt nær tey so taka barsilsfarloyvi ung fyri miðflokkin hava í í fleiri ár havt tað ovarlaga á skránni at mann eigur at gera barsilsskipanina so smidliga at hon í veruleikanum eigur ikki at bara umfata tað fyrsta árið men kanska tvey tey fyrstu árini og eg haldi at kanska burdu vit hugsað at gjørt hesa skipanina lagt haná saman við tí skipanini sum samgongan arbeiðir við at til dømis at gera lata meira upp fyri barnaansing soleiðis at vit fáa eina meiri fleksibla barnaansingarskipan og vissi mann samarbeiddi tað inn í barsilsskipanina eisini so kundi mann kanska fingið eina heildarskipan fyri alt øll árini hvar ið børnini áðrenn tey fara í skúla hhvar ið tey eru umfataði og eru partur av tí men tað er sjálvandi eitt størri mál sum so vit halda hvussu er grundleggjandi í miðflokkinum at sum útgangsstøði so eiga vit at broyta barsilsskipanina frá at vera ein arbeiðsmarknaðarskipan til at vera ein familjuskipan ella ein skipan hvar ið pengarnir fylgja barninum tað halda vit hevði verið tað rætta soleiðis at hvørt einasta barn hevur rætt til so so nógv útgjald úr barsilsskipani tað ber til at rokna upp á tað og tað ber til at seta roknistykkið upp sum sigur hvussu nógv tað sum vildi kosta og so má mann taka fíggingina eftirfylgjandi men tað haldi eg hevði verið tann rtt rætt vísasti vegurin a gingi tí at í dag er tað nógv sum ongantíð fáa eitt barn sum gjalda inn í barsulsskipanina tað eru eisini nógv lesandi sum sum fáa børn men sum ikki fáa úr barsulsskipanini tí at tey fáa a børnini áðrenn tey yvirhøvur koma á arbeiðsmarknaðin og so betala tey inn í hesa barsilsskipanina restina av lívinum og hava fingið børn men hava ongantíð fingið úr barsulsskipanini tað gevur so heldur ikki ordiliga meining so eg haldi at hatta eigur at endurskoðast men hetta uppskotið tað skjýtur upp at bleita upp í skipanini soleiðis at oyramerkingina av barsilssdøgunum fellir burtur tað er ein tiltalandi tanki hinuvegin haldi eg eisini at tað hevur tikið sína tíð at venja serliga arbeiðsgevarar hjá monnunum við at menn fara í barsil og bjørt samuelsen var inni á tí at tað í onkrum førum kann kosta tað góða forholdið sum ein pápi sum ein maður hevur við sínm arbeiðsgevara at hann knappliga fer úr arbeiði til nakað so óneyðugt sum at vera saman við sínum nýfødda barni tað hevur verið hálningurin onkustaðni men eg haldi eisini at føroyskir arbeiðsgevarar við við við stórum fetum broyta hugsan í so máta tí at slík hugsan tað tekur nógv ár at fáa hana inn íhvønn krók í samfelagn og í dag haldi eg at tað er nógv broytt men pápakvoturnar tað at tær eru oyramerktar hevur gjørt tað at menn kunnu fara ilsín arbeiðsgevara og siga tað at jamen altso eg havi rætt til hetta her og vissi eg ikki fái hetta her so missi eg henda rættin altso mamman fær ikki hendan rættin tað hava pápakvoturnar hvussu hevur gjørt tí havi eg eisini faktiskt verið tillaingari av at páparnir skulu hava sína serligu kvotu fyri at styrkja hansara argument yvirfyri arbeiðsgevaranum at arbeiðsgevarin ikki skal kunna siga við an jamen fær so bara avstað so finni eg onkra annan í títt annars hevur tað verið tosað eg haldi hennrik old verj inni í eisini her ati hvat hvar eru teir menninir sum ikki kunnu fara til hús fyri fimmogtjúgu túsund krónur um mánaðin altso hví hví kunnu teir ikki tað ogso víðari tað eru tað eru nógvir menn og nógvar familjur sum í dag ikki hava ráð til í ta tíðina sum sum hetta her umfatar at missa tíggju ella fimtan túsund krónur í inntøku um mánaðin tí at tað eru nógvar familjur sum eru hart sperdar og hava kanska sett seg fyri stór lán og og so víðari og ikki nakað sum mann kann bara broyta í bræði og so at skula fara av arbeiðsmarknaðinum í ein mánað ella tveir fyri at fara niður kanska í eina helvt í løn tað er skjóll sum kunnu tað og tað gongur so útyvir í allarflestu førum at at páparnir velja tað frá at fara heim tí at økonomiurin loyvir túg ikki tað er eitt sindur harmiligt og har har sympratisera eg nógv við at taka hámarkið fyri útgjaldi barsskipanini burtur soleiðis at tað ikki er ein snávínkarsteinir fyri menn at velja

so her eru øgiliga nógv viðurskiftir í barsilsskipanini sum kundu verið broytt hendan handan hinvegin tað er eisini løgd tøl aftanfyri hetta uppskotið sum vísa hvat ið familjur helst ynskja men idealistiskt so haldi eg at familjur eru best førar fyri sjálvar at avgera hvussu tær vilja skipa sín gerandisdag hvussu tær vilja skipa sítt barnsil

tó vitandi at tær kunnu eisini vera familjur hvar ið ein lógaráseting ger tað lættari at taka valini altso ein lógaráseting um at mamman hevur sína kvotu pápin hevur sína kvotu ger tað lættari hjá teimum at fylgja teimum ásetingunum tað er skjótt at tað glíður vissi mann tekur allar ásetingarnar burtur at so kemur ein forhandling inn og tað kann kanska blíva eisini skapa trupulleikar innanhýsis millum mann og kvinnu hvar tey er ósamd um um tað er rætt at annar fer á arbeiðsmarknaðinum tav ta tíðina hvat tað kostar fíggjarliga o so víðari

er ikki eitt svarthvítt upp á nakran máta mál men eitt mál sum sum vendir øgiliga nógvar ymiskar vegir og tí havi eg eisini eitt sindur ringt við at siga at eg taki fult heilt undir við hesum uppskotunum eisini av tí at samgongan er samd um at vit skulu arbeiða eftir einum øðrum grundsetningi sum eitur at pengarnir fylgja barninum og tð er tað er tað er mín mín fremsta sannføring í hesum tað er tað at pengarnir skulu fylgja barninum soleiðisnar at bæði lesandi og onnur verða tikin við inni inn í barsisskipanina og fordeilingina av hesum men eg haldi at rætturin hjá pápum og hjá mammum hann skal haldast haldast uppi og møguleikin hjá teimum til at taka barsilsfarloyvis
skal eisini haldast uppi takk fyri ja takk
akkurát viðmerkingar bjørd sámal r senger so væl takk fyri ja eg haldi at biliosin sum var inni á nógvum viðkomandi eg er øgiliga samdvigunum í at hetta er ikki svart hvítt oog tað er eisini kanska trupult at gera tað sum er perfekt men er nokk so glað fyri hann tók fram etta her við at tað er lættari hjá einum pápa í dag tí hann hevur nakrar markaðar vikur at siga eg fari í farloyvi og tað skapar so aftur eg veit ikki vatmann kalla kallar tað men tað blívur meira vanligt millum arbeiðsgevarar at men pápar fara í barnsbeiafarloyv men hvussu burtu billiostinussen nú veit eg ikki hvussu langt samgongan er komin við at at arbeiða við einar heilt aðrari skipan men í tí skipan vit hava í dag sær hann so fyri sær at mann kundi gjørt skipanina meira smidliga soleiðis at mann tók atlit til at foreldrini kanska brúktu hesa vikurna eitt sindur seinni til dømis pápin tí hann allíkavæl heima tí han var sjómaður var heima nakrar viku meðan barnið var lítið og so goymdi hann sínar vikur til at lítiðsindi seinni sær hann fyri sær

ja takk biljustinussen ger sovælja takk fyri frú forkvinna ja tað nevndi eg at eg haldi at tað er ein ein frálíkur tanki at mann kann gera tað sum ein klippikortsskipan tað gevur størri frælsi til foreldrini sjálvi at disponera yvir hesum og eg haldi at við verandi skipan eigur tað at ber at væl til tí so tú disponerar i tú hvur tú hevur rætt til eina ávísa eitt ávíst útgjald og tú ræður frítt yvirtí innan fyri nøkur ávís mørk sum passa til familjuna tað hevði gjørt skipanina smidligari tað er so eisini ein partur av orðunum í hesum uppskotunum og tað haldi eg tey flestu eru samd um tað eiga vit at gera viteru ikki komin so øgiliga langt við tí sum samgongan arbeiðir við eg havi ikki hoyrt frá landsstýrismanninum nýliga um hann eg komi longri við tí men vit ætla í hvussu ver at trýsta á fyri at fáa fáa tað málið framt soleiðisnar at skip
man eg vendur eitt sindur øðrvísi
ja takk so er tað bjarni kárasom petersen ger sovæl takk fyri frú forkvina og og áhugaverdar hugleingar hjá biljustinussen øhann hann kanska illustrerar eitt sindur hvussu nógvar nú ansir eru í øllum hesin her og sjálvandi hetta her uppskotið loftar ikki allan tann tann kompleksitetin sum er við barsil bæði tá tað kemur til kollitur og fíggjarstøðu og so framvegis h men tað sum eg haldi eg nokk so gjøgnumgangandi her í tinginum tað er tað at har ru summi sum halda at hetta skal vera rætt og harvið alment galdandi fyri øll og so onnur sum halda at okkurt annað skal vera rætt og harvið alment galdandi fyri øll er tað ikki eitt sindur í tráð við til dømis egalsetningin hjá biljistinusa pengar skulu fylgja barninum sum prinsipp at mann eisini sigur at ja men vit vita at fólk hava ymiskar meiningar um og í dag er um hvussu familjan skipar seg jamen so so siga vit at tey skulu sjálv kunna innorðna seg sum tey hava hug til tað haldi eg eri nokk so góður

ja takk bilju stinussen ger so væl jú heilt vist tað er fullt í tráð við tann aðla setningin sum sum vit hava í miðflokkinum og eisini fyri ein stóran part í samgonguni at valið skal vera so frægt sum til ber nú brúkti bjarni kára sum petersen orðið nuansir og taðtað eru øgiliga nógvar nýansir í forhold til mentan og økonomis víðaribarsilsskipanin viðsjón blívur forsmillig so kann hon aftur blíva ein trupulleiki hjá nøkrum tí tað eru summir menn sum eru øgiliga siðbundnir og sum halda lítið um hetta her og tað er øgiliga skjótt at teir fellu í tær grøvina at siga tað sórtvætt til eg ætli mær ikki nakað barnsøl síðari men í tí løtu ið teir kanska hava ein fíggjarligan fyrimun av at fara barnsøl so kunnu tað gott vera at teir valdu tað so vit mugu eisini hava tað í huganum at tað eru ikki allar familjur sum eru samdar um hvussu tær eiga hvussu tær vildu ynskt at skipa her konan heldur eitt og maðurin heldur kanska eitt annað og tá er tað gott at hava
ávísar lógarásetingar
ja takk edva jacobsen ger so væl takk fyri forkvinna vit hava sett okkum fyri í samgonguni at fara gjøgnum hyggja allar partaskipaninar sum hon er og tað er simten tí at tað er so nógv nógvar støður í dag vit vit hava nógv við endurútbúgvingum av innan fyri okkara heilsuverk innan fyri okkara eldurøki innan fyri okkara barnaøki kar tú kanst taka eitt ár afturat eitt nú suðuri eitt nú viv neti so hara men so er tað vísti eg kanska ofta tí tað er ofta kvinnur í í borðáð føryum aldri at tað vísir seg at tað kanska verður at kemur ein ein barsil beint aftan á skúlagongd og so sita tey eitt heilt ár fýraogtjúgu vikur við nullkrónum tí at tann skipanin eg fór stirvin og har var landsstýrismaðurin inni á teg í gjár í sambandi við við skúlamál at akkurát hattar er hann hyggur eftir ið við at koma við n útkastum og tað tað er tað er gott og tað er deiligt og so hitt at mann kanska kann vera eitt sindur flaksipul yvir longri tíð tí at hvat um mann ikki fær barturil er tað

ja takk biljustinusen ger sovælja takk fyri frú forkvina ja tað er rætt sum edva jakobsen sigur tað er altso tá ið tú hevur standarskipanir sum eru settar inn í ein fýrakantaðan kassan so eru tað nógv sum fella uttanfyri tí teirra gerandisdagur passar ikki til standarskipanir og eg haldi taðer eitt sindur synd eisini tí at arbeiðsmarknaðurin serliga í eini tilfeingisbúskapi sum tir føroyska er øgiliga óstandardiseraður altso tað eru tú hevur øgiliga nógv skiftivaksarbeiðispláss til dømis o tú hevur nógv fólk sum ferðast á landinum nógv viðhvørt og minni viðhvørt og arbeiða og eru heima tí hevur nógvar sjómenn altso tú hevur tú hevur nógv arbeiðspláss hvar ið standarskipanin rigga øgiliga illa og tí haldi at tað at tú broytir hugtakið til at peningurin fylgir barninum kann upp á nógvar mátar lofta akkurát tí avbjóðingin
takk fyri ja takk næstur at røða er bjarni kárasum petersen
frú forkvinna intil víðari hevur tað verið eitt eitt áhugavert orðaskifti og tá ið tá ið vit líkasum setta okkum fyri atleggja hetta her uppskotið fram so haldi eg at vit vóru nokk so avkláraði við at hetta fór at fáa bæði rósandi orð men eisini ei nógvan kritikk ø í føroyum har hava vit eina barsilsskipan sum hevur til endamáls at gera tað fíggjarliga møguligt hjá børnum og foreldrum at vera saman ta fyrstu tíðina í lívi barnsins skipanin hun veitir eitt endurgjald fyri mistu inntøku í samband við barnsburð og í dag er tað soleiðis at nakrar vikur eru ella merktar til ávika við smammun og pápan umframt at ásett tal av vikum er til at býta og harafturat so hevur mann eitt evsta mark ella eitt hámark fyri mesta útgjald ið í dag ljóðar fimmogtjúgu túsund krónur tað hevur ikki altíð verið so bjørt samuelsen nevndi tað sjálv attað markið hevur ligið á fimmogtretivu men í tvey túsund og fýra lækkaði manda niður á fimmogtjúgu og barsilsskipan hon er eg veit iki uman kann skylda alta barsulsskipanina tað er sjálvandi eisini nógv mentanum so framvegis men babarilsskipanin er sett upp soleiðis í dag at nógvar kvinnur í nógv størri mun taka sær barnsils farloyvi enn menn mamman hon hevur fyri tað fyrsta fleiri vikur oyramerktaran pápin og tað er sjálvandi orsakað av eina ávísa symbiosir sum eru millum mamma og barn ta fyrstu tíðina so tað skilir mann onkursvegna væl og men eisini av tí at hámarkið fyri fyri útgjald úr skipaninm ikki er hægri enn fimmogtjúgu túsund so velja familjuna ofta at skipa seg soleiðis at pápin hann í størri mun verður verandi á arbeiðsmarknaðinin meðan mamman tekur meginpartin av barsils farloyvinum

eg haldi at tað sum framgongur í orðaskiftinum til dømis í dag men eisini generelt tað er tað at tú hevur tvær ymiskar fløgir sum halda seg vita í øllum førum hvat er tann tann tann besti mátin at liva upp á tann besti mátin at skipa seg og hvat ið onkursvegna gevur ta góðu forskriftnar ela gott lív framhaldandi og at mann so kríggjast og og hevur eina totuging hendan vegin og handan vegin har sum tað hjá mær er eitt sindur liva og lat liva altso lat fólkini sjálvi um at velja hvat fyri undirliggjandi ideologi ella ella lívsfelosofi liggur aftan fyri tær avgerðir mann tekur í lívinum og so tekur mann tað harfrá ein trupulleiki við barsisskipanini tað er væntandi smiddleiki familjur eru sera ymiskar og hava sera ymisk ynski ymiskar raðfestingar ymiskar umstøður og fortreytir til at leggja dagin og lívið til rættis og tí verður tað ongantíð eitt býti sum eitur wonzis fitsól hvissu mann skal framhaldandi merkja sosnógvar vikur til pápan og sosnógvar vikur til mammuna og eg haldi eisini at tað er rættiliga greitt at familjur gjarna vilja hava størri frælsi til at leggja barsilstíðina til rættis í tvey túsund og trettan og fjúrtan tá gjørdu gallð føroyar eina kanning fyri javnstøðunevndina har mann spurdi hvussu fólk yngstu at barsilsskipanin skuldi verið broytt tá hildu ávikavist einoghálvtrýss prosent og einogtrýss prosent av teimum spurdu at mamman og pápinum jáfsjálvi skuldu kunna avgera hvussu tey býta farloyvið millum sín og eg haldi at tað vísir at tað sera ymiskur tørvur ímillum familjur í mun til hvussu tey ynskja at skipa seg tí tey ynskja fyrst og fremst at kunna avgera sjálvi hvussu tey býta farloivið ímillum sín til stuttleikar kann eg nevna at mongdin av fólki sum hildu at ati tað skuldu vera tríggjar mánaðir til mammuna tríggir mánaðir til pápa munm og tríggjar at býta tað var trettan prosent tey sum vildu hava tað longt við sama býdsum í dag hatta var seks prosent og tey sum vilja hava hálvtrýss hálvtrýss prosent var trettan prosent so tað er einræðli stórur morilutir sum gjarna sjálvi vilja kunna leggja tað til rættis soleis sum tey ynskja tað haldi eg í sær sjálvum bara tað at fólk ynskja at hava tað frælsi til at kunna gera skipa tað sjálvi er nóg góð argumentatión í sjálvum sær til at hetta kann vera eitt gott hugskot vit hava ræðuliga stórt lyndi til her á á tingi at at at koma til nakrar niðurstøður um hvat er gott fyri familjuna og hvat er gott fyri fyri fólk tá ið vit tá tá gloyma vit ofta at vit frárøða fólkið agenturið til sjálvi at taka nakrar niðurstøður út frá teimum vurderingunum sum tey sjálvi skulu gera frá teimum forsetunum tey liva undir sum útgangsstøði í dag eisini so verður barsilsgjaldið roknað eftir eina mánaðarliga áinntøku fyri tað seinasta árið áðrenn barsilsfarloyvi byrjar og í dag er tað mesta útgjaldið fimmogtjúgu túsund um mánaðin tað hevur ikki altíð verið so tað bleiv skorið niður í tvey túsund og fýra og sjálvandi um mann forvinnur vanliga meira enn tað so er talan um mareellan inntøkumiss fyri farloyvistakarum og tala av tað av foreldrunum sum hevur lægri inntøku verður væl saktans tann sum tekur meginpartin av barcilsfarloyvinum fyri at minka um tann samlaða inntøkumissun í húsarhaldinum eg kann eg kann nevna at í í nevndaskjali frá tá ið hámarkið varð sett í tvey túsund og fýra tá er eitt telduskriv frá barsilsskipanini dagfestan sjeyogtjúgunda apríl tvey túndog fýra við tølum yvir hvussu nógv vóru ávirkaði tá mann setti hámarkið niður á fimmogtjúgu túsund tá var tað soleiðis at áttaogfjøruti kvinnur út av níggju hundrað og sjeyogfjøruti tað vil siga fimm prosent høvdu eitt útrokningargrundarlag oman fyri fimmogtjúgu túsund og tvey hundrað og tíggju menn út á fimmogfýra hundrað og fimmogfjøruti tað vil siga sjeyogfjøruti prosent høvdu eitt útrokningargrundarlag oman fyri fimmogtjúgu túsund og hetta eru so tey sum høvdu verið ávirkaðir um maksugjaldið varð sett niður á fimmogtjúgu túsund sund tað so bleiv tað vil siga hóast tað vóru tvífalt so nógvar kvinnur sum menn í barsilsskipanini vóru tað fimm ferðir so nógvir menn ið vóru ávirkaðir av hesum hámarkinum og so kann mann bara ímynda sær hvussu tað sær út í dag tá var miðalintøkur fyri menn og kvinnur at ávika vi fjúrtan túsund og fimmogtjúgu túsund g seks hundrað í dag er tað narmari fimmogtjúgu túsund og nakrar áttaogtretivu túsund og tá tað haldi eg eisini eg ræðuliga viðkomandi at kanna tá ið vit so koma til eina tí at ítøkiliga haldi eg merkir tað væl sagnast ta ofta er tað mamma sum tekur eist tørri partir av farloyvinum meðan pápin verður verandi á arbeiðsmarknaðinum tí at kvinnur forvinna rættiliga tætt við upp ímóti ella niður móti hámarki meðan øgiliga nógvir pápar forvinna væl meira enn hámarki í ásett í barsiskipanini í øog tá ið hámarkið fyri fyri útgjald varð ásett tá í tvey túsund og fýra tá var tað tað tann miðallønin sum eg nevndi fjúrtan túsund seksogtúgu túsund o fimm og av tí at eg eru sum sagt væl fleiri mennin kvinnur sum forvinna meir enn tað so er sannlíkt at menninir og familjurnar sum heild taka nøkur fíggjarliga atlit og velja at lata pápan taka minni partr av barsilsfarloyvinum enn teir fýra vikurnar í merktar til pápan harvið er ikki sagt man líka sláa tað fast harvið er ikki sagt at tað ikki eisini eru nógvar kolturellar barierir fyri hví menn ikki velja fara í barsilsloyvi og eisini tað sambandið teir hava við starvsplássið hjá sær og arbeiðsgevaran sum gera at teir verða trýstir til at kanska taka minni farloyvi enn teir kundu hugsað sær eg sigi ikki at hetta her er tann ultimativa loysnin til at fáa fleiri menn at fara í barshil eg ynski hóast hetta til dømis tekur burtur merkingina til monnunum á fýra vikur so ynski eg yvirskipað at fleiri menn fara í barsil tað haldi er gott fyri páparnir sjálvur tað haldi eg gott fyri børnini tað haldi er gott fyri familjuna eg kann eisini endurgeva øll teyr positivu tingini sum standa í kanningina hjá steytef norðdefater sum norðurlandaráðharraráðið hevur gjørt tað hevur positivar góðar avleiðingar fáa fleiri menn at taka barsið tað eri slettiki ósamdur í eg haldi bara tað at frælsi til at velja vigar tyngri enn tær vorderingarnar viðgerð um hvat er gott fyri barnið og familjuni o og pápan og mamn tað haldi g tey sjálvi eiga at kunna gera av tað er teirraralív tey eiga at hava størri avgerðarætt í teirra lnu bæði so so eg haldi altso ikki at tað skal vera vegna fíggjarliga atlit tá pápin velur at vera á arbeiðsmarknaðinum heldur enn at vera um barnið ta fyrstu tíðina tað skal sum heild vera ein lægri fíggjarligur missur fyri bæði foreldrini og mann má ikki gloyma at tað eisini hevur sjálvandi avleiðingar fyri mammuna ið fer at vera longur av arbeiðsmarknaðinum um hon tekur størri part av partinum tað ávirkar hennara pensjón tá ávirkar hennara lívskareeru ella lívs yrkisleið so sjálvandi er tað hendsiks messigt at mann hevur eina ein størri

annars so er at siga at málið um at hækka barsilsfarlovið til tveyoghálvtrýss vikur r rokki og tað inngjaldið sum mann hevur havt til barsilsskipan tað er hækkað fleiri ferðir í dag er tað seksogfýrs prosent nei null komma átta seks prosent og tað er hækkað fyri að fyrsta ferð at halda haldføri í grunninum men eisini fyri at fíggja teir vikurnar í lagt afturat tey seinastu árini men tekur mann ninntøkuvøkstur í grunnunum vegna hgi hægri lønarlag og fleiri løntakarar so eieigur mann at kunna hava fíggjarlig rásarúm til tað komandi tíðina at kunna leingja hefta her hámarkið hámarkið fyri útgjald í barsskipanin tað er ikki hækkað síðani tvey túsund og fýra og var tað prístals viðgjørt við støði frá út frá tvey túsund og fýra so høvdu tær fimmogtjúgu túsund stíðliga verið tretivu túsund í ár tí halda vit at í framsókn tá skal tann inntøkuvøksturin fara til at líðandi at hækka hámarkið í fyrstu atløgu til tretivu túsund og tað hevur við sær at munurin millum barsilsgjald og mistinntøku minkaður fyri bæði kvinnur og menn
bíða í fyrstu atløgu takk fyri harra formaður ja takk skegld eg
vimerking tað er ruttvang fyrst ger so væl takk fyri eg eg trúgvi at røðarin og eg sjálv eru faktiskt samd um at tað er fínt fyri eina familju at pápin er tekur meira barsil men nettupp hetta her tað er ikki einsbetýandi við at vit halda at allar familjur í føroyum skulu vera samdar við okkum eg hugsi um eitt av endamálinum við hesari lógini er at tað skal vera lættari væl hjá pápaum eitt lættari væl at taka barsul tað framprovokerar ótrúligar kenslur her í tingsalinum í mun til at mann ongan trupulleika hevur við at tvinga pápar at fara í barnsitsfarloyvi eg kundi hugsað mær at spurt bjarna kára petersen hvat er tað fyri ideologi sum liggur aftan fyri ta fatanina takk fyri
ári kákason
ja takk ger so væl bjarni kársa petersen takk fyri harra formaður altso tað er vorðið eitt politiskt prosjekt frá nógvum pørtum har har aðalsetningurin er at fáa fleiri menn at taka barsil og at at tað er meira javnstøða mann kann fara mann kan fara so langt sum at siga at menn skulu hava nakrar vikur afturat merktar og summi halda at tað skal vera hálvtrýss prosent til mammuna hálvtrýss prosent til pápan øh og tað er jú tað erru tað eru góðar hendsyktir sum liggja aftan fyri tí tað er jú tí at mann vil gjarna hava javnstøðu og so framvegis men eg haldi af tað er at taka tað úr skeivum enda roynt prinprinsipielt haldi eg atað e at taka tað úr skeivum enda tí at tá hevur mann onkursvegna gjørt sær ta niðurstøðu at tað er gott fyri familjuna og samfelagið at maðurin er líka nógv heima sum pápi nei orsaka pápin líka nógv heima sum mamman og tað er mál í sær sjálvum eg haldi at tað er nakað sum er hensingsmessigt men eg haldi ikki at tað onkusvegna heimylara at mann fer inn at áseta við lóg og geva teimum tann tað forpliktisi til at skula vera har vistu tey vilja vera minni ella meira og tað eru eisini galdandir fyri kvinnum
tað er ikki bara menn takk fyri harra formaður
ja takk so er ta bjørt samulsen fra viðmerking ger suvæl takk fyri táman eg veit defakto og hetta er livið granskað so nógv í okkara norðurlondunum og tað er so nógv hagtøl fyri tað tá ið mann veit at felagskvota felagsmarking felagspulja betýðir at mamman tekur tað pluss at mamma tekur sína egnu vikur og pápin tekur bara tað sum er markað til hansara tá trúgvi g ikki at úttrúgv fyri at pápin ikk gjarna vil taka meir men tað er eitt úttrúgv fyri teir óskrúvar karmarnir sum eru í samfelagnum sum gera tað øgiliga trupult hjá pápanum taka meir og tann fíggjarligi parturin er ein partur av tí ja men tað er ikki øll sannleikin og tí ætlaði at spyrja bjarna kára som petersun hvat við teimum helvtina av børnunum sum verða fødd uttan fyri hjúnaband hvat við øllum teimum hundraðtals børnunum sum verða fødd har mamman og pápinum ikki eru saman hvussu ætlar framsókn at loysa tað skal pápin heldur ikki a hava markaða rætt har altso skal pápin frá hvussu kann mann tosa um um um einstakling ar frælsi tá ið mann ger fleiri persónar til eitt einstak ting í felag heldur henn a respektera tað eru tvey foreldur sum bæði hava rættindi og á barnið og rættindu

jatakk ger so væl bjarni kárasom petersen takk fyri harra formaður ein øgiliga góður spurningur og eisini ein øgiliga torførur spurningur tí at sum taðhevr gingið aftur fer aftaná ferð undir viðgerðini so er tað øgiliga nógvar nú ansir í hesum her í teimum førum har sum foreldrini ikki eru saman om pápin og pápin ikki hevur altso ikki visti ikki er ein intakt familju um at so um at siga so ja so mást so má mann taka hædd fyri tí og siga at at tú tú eigur at hava eitt ein ella annað rætt til barsils farloyvi tað adresserar hetta uppskotið tíverri ikki men jú eg haldi í teimum førunum tá má man onkursvegna tilskrivað pápan rætt til at vera um barnið og í teimum førunum tá gevur tað meining at hava nakað oyramerkt men tá er tað nakað annað sum liggur til grund fyri at tað verður oyramerkt í øðrum førum tá tað er ein intaktsunnu góð familja tá er ikki líka nógv sum tala fyri tí tí tá eiga tey væl saktans kunna finna eina loysn síná millum í hinum førunum tá er tað ósemjan sum dikterar og tá heimilata í nógv størri mun ann mann hevur slíkar ásetingar men tað fyri heldur hetta

ja harra formaður tá meg siga mæmr ett uppskotið at grundlekjandi so havi eg ikki so ræðuliga stórar trupulleikar av at foreldur fáa størri frælsi til at velja hvussu tey býta bart tíðin ímillum sín tíat tað havi eg fult álit á tað finna tey útav men hinvegin so trúgvi eg iki upp á at at at hetta fær pápar til at brúkast teir í partu av tíðini tí at vit hava longur sum er vit hava hesar fjúrtan vikurnar sum oyramerktar til mammuna og so ani er ein stór felagsflota og hana brúka pápaner ikki í dag so tað er oikurt annað sum sum bendir á at pápa brúka ikki meir enn tað sum er oyramerkt til teir hinvegin so síggi e ikki at tað er tann øgiliga stóra trupulleikin tí at grundar til at tey velja ata p á hendan mátan t grundlat te at pápan ikk fara heim g tað siga tí tað tað vilja ikki heim og mamma vilur heima og og og vistu tey eru samd um tað so so síggi eg ikki tað sum tað øgiliga stóra trupulleika men hesar fyrstu fjúrtan vikuna fyri at byrja við tí tað er ikki komið av ongum tað er tað so kallaðu verndartíðarskeiðið sum stavar frá eini alo konvensjón og og tað er tað byggir á tað at tað skat tað er til ætlað mammuna fyð hon skal kunna koma fysiskt fyri seg eftir barsburðin og hon skal kunna vera um barnið ta fyrstu tíðina so tað er ikki uttan grund at mann hevur gjørt tað soleiðis eg haldi sjálvir vit hava eina øgiliga góða barsiskipan í føroyum hon er ein av teimum best tu kanska tað besta í heiminum og vistu vt samanbera nú nú hava vit ofta tað við at samanbera við onnur norðurlond

har fáa tæð í mesta lagi seytjan túsund g seks hundrað um mánaðin og barsils peningur verið veittur í áttaogfjøruti vikur vit eru uppi á uppi á tveyoghálvtrýss viku og visu vitakka ísland so er hámarkið har hægri enn í føroyum men tey fáa fýrs prosent av lønini vit fáa hundrað prosent hámarki fimmogtjúgu túsund og á nýggjárinum so so hækkaðu vit ella longdu við tíðarskeiði og o vit vit kravdu meira inn altso inngjaldið hækkaði og tað var tí at vit høvdu støðan var tann at skipanin hekk sama fíggjarliga vit skuldu fáa eitt undirskot burtur og samtíðis s longdu vit tað upp í eitt ár frá áttaogjrt viku uppí tveyoghálvtrýss viku og sum nú er so ein grund til at tð egi gekk saman fíggjarliga tað var tað at mann hevur koyrtið anei koyrt eftirlønina inn tavil sigat nú er bartilstíðin eftirløagevandi og tað merkir so at at størri partur skal rindast inn til eftirløn so hvørt sum eftirlønargjaldið hækkar og tað kemur upp á upp á topp í tvey túsund og seksogtjúgu tá er tað komið upp har sum tað skal vera og skipanin er gjørd soleiðisr at við í inngjaldi vit hava í dag so hongur skipanin saman í tvey túsund og seksogtjúgu tað er málsetningurin soleiðis skal tað vera og

og visti mann skal ætlar at hækka útgjaldið sum er í partur av hesum uppskotinum so so krevur tað altso at mann hækkar inngjaldið eisini tí at tí at tað sum kemur meira inn framyvir tað skal brúkast til at fylla í tað gapið av av aveftirløn av gjaldinum so at ein meting sigur at at vist vit hækka hámarkið til tretivu túsund krónur so kostar tað seks komma tvær milliónir krónur árliga og tað merkir at vit skuldu hækka inngjaldið viði null komma null trý prosentum hjá altso úr seksogfýrs null komma seksogfýrs up í null komma níggjuogfýrs prosent bæði hjá løntakarum og arbeiðsgevarum øhenjrik old nevndi hettaher við sjálvstøðum vinnurekandi og eg havi verið inni á tí fyrr og og tað er sjávandi ein trupulleiki at tað er tað eru forfá sjálvstøð vinnurekandi sum teknaðist her bæði als og barsilsgjald tað er ein frívilig skipan hjá teimum og eg havi so nevnt møguleikan at gjørt tað tgjørt að tvinga tavil siga at bka við javnstilla við aintøku soleisinar at øll inntøka rindar bæði als og og barnsil men tá ið vit nú tosa við við við taks um hetta her so er tað ikki so einfald sum sum tað ljóðar tey halda tað er trupult at gera skipanin ikki ómøguligt men trupult og so ei spurningur um ann um mann skal gera fara hinvegin tað sum hennikold eisini nevnd tað er at mann lýsir meira við tí altso tað er kanska í minna lagi lýst við tí at at sjálvsti vinnurin kann vita ikki um manta møguleikan so tað er nakar vit arbeiða við at fáa gjørt nakað við tað annars helt te at retorikkurin hjá hennikold var nokk so interessantur at køra vist man ikker broytið lógina so at kvinnurnir skula meira heima so sigu mann um at toga tær n til kjøtgrýturnar og fær mann hinvegin so tveitir mann tær til arbeiðis altso tað e tað er nokk ikki

ger sovæl ja takk fyri at vit á heimsins barsins barskipa ta tað er møguligt at eg haldia hon er rættiliga góð í í summum av hinum norðurlondunum eisini millum annað fekk eg sjálv fulla løn útgolna tá ið eg var í barnsburðarfarloyvi í sínari tíð í norra og tey vóru nokk so tíðliga úti eisini við at marka tá vóru fimm vikur markaðar til pápan og hetta eru altso tjúgu ár síðani men eg ætlaiðar spyrja landsstýrismannium altso eitt av teimum stóru framstigunum var undanfarna samgonga fekk koyrt eftirlønina uppá tí tað hevði stóran týdning fyi eftirlønina hjá serliga kvinnunum sum taka nógv størsta partin men dugir landsstýrismaðurin at siga nakað um nær vit eru komin upp á fultfult eftirlønargjald soleiðis at tey kanska trý prosentini í vøkstri í inntøkunum í barsilsgrunnunum sum mann kann rokna við kunnu fara til at gera skipanina enn betri altso til dømis at hækka markið fyri útgjaldið er tað nakrar prigonosur er tað nakrar útrokningar gjørdar um tað

ja takk hjá svøvni kjærpensinum tað var ein samgonga fekk eftirløn inn men trupulleikin var bara tann at inngjaldið hækkaði ikki nóg nógv til at fíggja tað og tað er ein orsøk til at vit noyddust hækka gjaldið núeg veit ikki um skiltið spurningin rætt men altso fult eftirlønagjald kemur í tvey túsund og seksogtjúgu altso inngjald hækkar spakuliga til tvey túsund og seksogtjúgu og tað er tað vit hava vit at vita tá vit hækka av inngjaldi so settu vit tað fram mótið at tvey túsund og seksogtjúgu skal tað javnviga tí tá ið vit koma upp á tey prosentini sum skal til eg veit ikki um eg skilti spurningin rætt men tit so svarið til tað sum eg skilti

eydva jakobsen fær einaviðmerkin ger su væltakk fyri harra formaður tað sum helgi abradsen eisini kom inn á í sambandi við sjálvstøðu vinnurekandi tað hevur ofta víst seg kanska tað at tá mann rennur seg í avbjóðingin at hon er har so so líkasum tekur mann tað upp at at mann ikki er ikki hevur hasa tryggingina og tað er bæði innan fyri barsil eisini innanfyri tá ið sjúka rakar tá mann er vinnurekandi kenni fleiri sum virkligani tá standa á berum og tað gleðiligt haldi eg visti mann visti avbjóðandi at gera tað sum eitt krav at mann virkliga lýsir upp soleis at fólk líkasum gjøgnumhugsa tað tí eg tosaði við ám hesir men on kundi ordligat hugsað tað fyrr enn mann stendur í tí tað haldi eg er er týdningarmikið men men tað var akkurát sum tað málið og so tað at mann hækkar kanska við upp til tretivu um mann hyggur eftir tíð og møguligt hyggur eftir hvat ger mann við tey lesandi og sovorð tí tí at tað er betri at tað hækkaði lítilsindi hjá øllum og vit fingu ein ein breiðari skar

jatakk ger so væl helgji abobsen jaharar formaður akkurát tað sum edvar jakobsen nevnir tað er tað er ein trupulleiki at fólk hugsa ikki um hatta her fyrr enn fyrr enn tey hava tørv á tí og knappliga so kanska serliga in fyri arbeiðsloysi kenna vit at at so leingi sum tíðirna eru góðar einki arbeiðsplássi er so hugsa sjálvsto vinnureðkanningi um nakað móti arbeiðsloysi og mitt í øllum so so broytast tíðirnar og og nú evur eingin trygging og ug mann skal vera liðugur verið inni har í eitt ár áðrenn mann kan fáa nakað útgjald og so knappliga so so so brenna tað saí bæði bæði als og spartuskipann e er hatta ein trupulleiki og tí mugu vit avgjørtfara at gera a meira fyri at fyri at kunna fatiskt um um ett her at eg havi tan møguleikan og og at mann ikki kemur av sæ sjálvan takk fyri
ja takk næsta røða ferð
fyri harra formaður ja altso barsilsskipanin tað eru ein fantastisk skipan tað kunnu vit nokk gott øll innroyma htað er eitt øgiliga gott grundarlag tað er gott grundarlag sum mann kann útbyggja vit kunnu fevna um fleiri tað eru fleiri sum ikki eru fevnd av barsisskipanini í dag javnaðarflokkurin hevur havt uppskot um eitt nú at at áseta minsta mark úr barsisskipanini so hesi eisini verða tryggjaði eitt útgjald til dømis lesandi og fólk sum hava verið við barn arbeitt aðrastaðni í enn í føroyum

samkynd eru heldur ikki fevnd av barsisskipanini sum hon er í dag og vit kundu eisini saktans hevði tað verið gott at arbeitt ein størri fleksibilitet inn í barsisskipanina hendan skipanin hon kom tí at samfelagið viðurkendi at kvinnur tær skulu ella tí at mann viðurkendi at kvinnur tær missa tilknýti til arbeiðsmarknaðin tá ið teir fáa børn barsskipanin hon ger tað sostatt møguligt hjá kvinnum at fáa børn og samstundis at varðveita tilknýti til arbeiðsmarknaðin men í mun til javnstøðu so er barsilsskipanin bæði ein hetja og ein skálkur tað er ongastaðni í verðini at menn og kvinnur taka sama lut í barnsburðarfarloyvinum heldur tvørturímóti í føroyum sum vit annars kanska síggja okkum sum eitt rættiliga javnt samfelag tað kann mann so kanska kjakast um men her taka menn bara umleið tíggju prosent av barslunum í teimum londunum har sum menn taka bara eitt sindur størri lut tað er í teimum londunum har sum mann hevur ásett kvotur til páparnar í barsuskipani bara í teimum kanningar úr okkara granalondum tær vísa heilt greitt at størsta orsøkin til lønarójavna millum kvinnur og menn í dag á arbeiðsmarknaðinum stava frá at kvinnur fáa børnu í danmark so forvinna kvinnur sum ikki fáa børn stórt sæð tað sama sum menn tað vil siga at vistu vit hyggja eftir teimum á einum eina eg veit ikki ue rennibreyt ella eitl annað so renna tey sirka líka skjótt inntil kvinnan fær børn meðan kvinnur sum fáa børn missa tjúgu prosent í teirra lívsminntøku tá ið tær fáa hetta fyrsta barnið og tað er tí at tær fara í barshil tær taka sjúkradagar við børnunum og hava meginpartin av umsorganarábyrgdini fyri børnunum fyri menn sum fáa sítt fyrsta barn hevur tað onga ávirkan á lønina

tað eru eisini fleiri onnur góð ting sum mann kann siga um barsilsskipanina eitt nú at foreldur og barn fáa betri tilknýti og aftur her hetta her tilknýti tað hevur alt at siga fyri hvør tekur teir sjúkradagarnar og tekur sær størri mun av umsorganararbeiðinum sum fylgir við tí at uppala børn men sum eg skilji tað so er tað ikki ordiliga tað tilknýti hetta her uppskotið snýr seg um tað sum tað partvíst snýr seg um tað er at mann vil hava fleiri pápar í barsil skilja lagnum at meiningin er at mann hækkar útgjaldið fyri at hvøri fleiri pápar skulu koma í barsil eg havi sotin avstað einki ímóti at mann hækkar útgjaldið men tað má so betýða at mann eisini hækkar inngjaldi í bartalsgrunnin men altso um eg skilji tað rætt so er høvuðsendamálið við hesum at vit skulu hava smu møguleikar og sama rætt tað er eitt leberalt prosjekt av onkrum slag at gera taðppá hendan mátan tí at hyggja vit eftir tølunum so skal mann ikki vera nakar hagfrøðingur fyri at skilja at okkara mentan hon er soleiðis tillaga at mamman skal passa børn og pápar skulu arbeiða vit seta ymisk krøv og vit hava ymsar væntanir til mammur og pápar í føroyum í dag og tí ertað ikki frítt at velja tíverri er tað ikki tað tíverri so er tað ein illusión og tíverri so vænti eg tí at avleiðingarnar av hesum uppskotinum koma hvørki at gagna mammu pápa ella barnið tað sum vit heldur skulu arbeiða fyri tað er at tryggja at bæði foreldur hava somu møguleikar at koma í barsil og hyggja vit eftir tølunum úti í heimi so er einasti mátin hetta les seg gera uppá tað er at merkja fleiri vikur til páparnar ella at eggja fólki til at býta barnslin millum sín eitt nú í svøríki hevur mann tað at at fordeilir mann barsilin ímillum sín so fær mann hægri útgjald í barsilsgrunninum eg veit ikki eg haldi at tað eru øgiliga nógvir aðrir betri mátar at gera hetta upp á enn akkurát hetta her uppskotið
takk fyri hara formaður ja takk so lía
viðmerkingar tað er ruttvang ger so væl ja ingilín didriksen strøm vísti á hetta her at lívsinntøkan hjá kvinnum er munandi lægri og ein ella kanska høvuðsorsøkin er nevmiliga hetta her við at kvinnur fáa børn og har hava vit millum annað eina barsisskipan sum gevur maks fimmogtjúgu túsund um mánaðir og og tað hámarkið hevur verið tað sama í ja eg minnist teg ikki um tað var tað er hvussu í nógv nógv nógv ár er i júst hetta uppskotið um at fáa hækkað hámerkið ein veður til at bøta um júst hasa støðuna ikki bara í mun til at tað varð lættari hjá pápam at velja fara í barsil men eisini hjá kvinnum sum framvegis taka størsta partin av partinum at inntøkumissurin hjá teimum eisini minka
tær takk fyri
ja takk fyri viðmerkingina ruttvang jú tað er faktiskt eisini akkurát tí at eg sigi at eg einki havi ímótur at mann hækkar útsjaldið tað havi eg ikki men eg haldi at tá ið tú samstundis í dag í føroyum í dag tekur markingarnar vekk heldur enn kanska at leingjabarslinum marka fleiri vikur til pápan ella at marka meira til pápan so fær tað eitt sindur øvutan virsnað eg skilji væl prinsippið og eri eisini við upp á mann at mann hækkar hetta her lofti men eg haldi at tað høvdu gjørtast samstundis sum bara tíggju prosent av pápum taka barnsins farliðlið við dag og tekur markingarnar vekk í barnsskipanini so fer tað at virka
takk fyri
ja takk so tær bjarni køroldi saman petersen hjá særumtakk fyri ára formaður ja so sjálvandi tað verða lønar gjaldingarnar vera fleiri fleiri tí fleiri løntakarar og lønar lagið í landinum tað hækkar ár um ár í so máta kann mann siga at tað kemur ein ein natúrligur inntøkuvøkstur í grunnum harvið er ikki sagt at við sær slíkt átak skuldu verið gjørt so mátti mann nokk fara inn at pilka við inngjaldi sum í dag er null komma átta sekso prosent so tað kann gott vera men tað er ikki eins betýðandi við at gjaldið skal hækka tí at uppskotið leggur upp til at mann at mann hækkar hámarkið so líðandi so hvørt sum fleiri inntøkur koma í grunnin men so er tað sjálvandi enn tann er grundleggjandi diskussiónin um ókey eru vit eitt úrslit av strukturum sum trýst okkum hendan veg og handan veg ella eru vit sjálvstøðug menniskir við agenturi sum kunnu gerast sum okkum lystir tað er sjálvandi ein blanding av báðum men átti tað ikki at verið eitt grundprinsip at mann andtekur at fólk eru ráskinell og

eg høvi eina ingilin titriksa semtur á at siga so vælja altso tá ið mann tá ið framsókn sigur at mann at vit ikki lógarmessia skulu bestemma hvat fólk skulu og ikki skulu í samband við varselin so vil eg siga tað at avtaka seg í mørkini tað er so sanniliga eisini at bestemma hvat fólk skulu og ikki skulu tá ið vit eru í tí samfelagnum sum vit eru í í dag
takk fyri harra formaður ja takk næsta røða
sofer eygun samelsen ger sovæltakk fyri harra formaður ja í hesum málinum hevur mann so nógva hjartar at tað varið ringt at fáa tað fram íupp á stutta tíð men nú hevur verið nógv sagt men eitt sum eg haldi her eru tvey ting í hesum uppskotunum sum faktiskt peikar eitt sindur ímóti hvørjum øðrum haldi eg og sum er sum er eitt sindur av einari andsókn tí at mann sigur fyrst eitt at mann vil avtaka meella markingina av hesum her vikunum til mammum og pápan í barsil tí at mann í gásareygum skal vera so liberalur at mann skal ikki stýra hvat fólk gera hin parturin nummar tvey tað er at mann sigur vit skulu hækka hámarkið fyri útgjaldið við tí grundgeving av at vilja stýra í gásaregum at pápar taka meira av barsil at mann kallar tað fleiri væl men avleiðingin er nei aktivav tann sama og annars so tosar men rættiliga oftani og ikki minst frá uppskotsstillaranum her um fakta og gransking vit vita tá tað kemur til barsil vit hava upp í leypar av fakta sum siga pápar taka tann barsil sum er markaður til teir hvørki meir ella minni men vit vilja avtaka ta markingina hvat effekt fær tað tað fær ta effektina at tað vera færri enn færri pápar vit hava heimsir koyrd í fáum pápum sum eru í barsil har mann hevur barnsilsmøguleikar til bæði foreldrini og hin hini hini faktarnir sum vit eisini hava tað er tað at at barnið vist vit siga tað at vit ynskja at samfelag har barnið skal hava rætt til bæði foreldur so vita vit øll gransking vísir at har páparnir eru meira virknir á barnsilsøkinum har verður tilknýti til til barnið styrkt pápin verður meira umsorganarpersónur og tað er eisini kanningar sum vísa at at pápar sum hava verið í barsil teir hava eitt nógv størri tilknýti til børnini og eru brúkað nógv meira tíð saman við børnunum eisini aftaná meðan børnini vaksa upp so at eg haldi at at eg skilji væl at mann kann diskutera hetta her við at stýra og fólk skulu hugsa rationelt og taka avgerðir sjálvi ja tað skilji eg væl men tá ið vit hava nøkur fakta og vit hava eina gransking í samfelagnum sum vísir at gertuhattar so so verðu tað so og tað einki at gera tað vita vit eisini tar eisini at gera nakað so haldi eg at vit saktans kundu hugt ella at vit eiga at hyggja eftir tí tað vit lóggeva øhso eg haldi sjálv at vit vita visu vit taka út frá út frá tí teimum faktaðunm tí granskingsum vit kenna so vita vit tað at vissu mann avtekur hesa markingina sum eg síggi sum vunni rættindi fyri bæði mammur og pápar sum tað hevur tikið eitt ótrúliga hartur í og ótrúliga nógv ár at koma fram til so vita vit at at tað er rættiliga sannligt at virknaðurin verður ein annari enn kanska tann sum mann ynskti tað er so tað eina vissi it so fara til hetta her við við lønargjógv til dømis millum kvinnur og menn so vita vit tað at fyri hvønn mánað sum pápin er í barsil so hækkar framtíðarlønin hjá mammuni í sjey prosentum tað er so nógv amboð sum mann kann brúka til at minka um lønargjørna tað verður nevnt frá framsókni hetta her við at hækka hækka barsilsgjaldið tað kann vera við til at eggja monnum at fara barsil so at lønargjógvin minkar tað er so ein máti og tað við sum so einki ímóti í hvørsfaldi ikki at má prísr at sigulera t at byrja við men hin mátin tað er at at at tá ið pápin er í barsils so minkar mann eisini um lønargjevna og eitt annað tað er hendan lønargjógvin hon ger jú eisini hevsa øgiliga stóran ójavna ið í eftirlønaraldrinum sjálvt um vit nú tíbetur hava fingið eftirløn inn her og at tað kemur upp á tólv prosent í tvey túsund og seksogtjúgu so síggja vit at í tvey túsund og tíggju tá høvdu menn í miðal sjeyogtrýss prosent hægri uppspart virði til eftirløn enn kvinnur so har er eisini nøkur ting men tað sum eg haldi er tað allarviktigasta tá vit tosa um barsil tað er at barnið skal hava rætt til bæði foreldur og at tað tilknýti vilja við sum samfelag geva báðum foreldrumum møguleika at fáa frá fyrsta degi av sjálvandi tekur mann atlit til hesa fjúrtan vikunar at tað er grundað í heilsu og so víðari frá frá elo tað er tað man byggja tað á men at sum samfelag vilja vit vera har at børnini hava rætt til at fáa tað tilknýti til bæði foreldrini sum barsilsskipanin í dag leggur upp til og sum gott kundi verið styrkt meira tá ið tað kemur til páparnar hatta er tað sum eg náddi takk fyri harra formaður
ja takk
sora bjarni kárasum petersens fær ein viðmerkin ger su væl takk fyri harra formaður ja eygun samensen før fram at hon heldur at tað eru tvey ting sum ganga ímóti hvørt annað og eg eg kann faktiskt gott skilja tað resendmangi men eg eri ikki heilt samdur tað gongur ikki ímóti hvørt annað mann mann mann sigur at mann vil taka burtur hesa merkingina soleiðis at tey sjálv kunnu skipa seg sum tey nú einaferð hava hug til hetta hámarkið er ein politisk ásett barierað fyri hvussu hvussu nógv útgjald er og tað er ein faktor fyri serliga menn um teir vilja taka barsil ella ikki tí tað er ein fíggjarligur missur tekdur av tí fyri nógvar menn í øllum førum tann næsta er at eygun samels sigur samuelsen sigur at vit hava upp í leyparav gransking sigur at menn ikki taka meira barsil enn neyðugt altso vil tað so siga men vilja ikki barnsil ella er tað bara tað mann her á tingi er so væl vitandi ati at teir vilja gjarna í barsil teir vita bara ikki av tí enn er tað er tað er tað resin
sum maingi her á tingi takk fyrija takk
ger so væl eygun samulsen jabjarni kárasson nevndi sjálvur í eini viðmerking í jáni nakað um hetta her við við strukturum í samfelagnum og og og hetta her strukturum og so tað frælsa vælið og av rationelt hugsandi menniskja so víðari so eg trúgvi at hann veit øgiliga væl at tað eru nakrar strukturar í okkara samfelag sum sum tað sær út til eftir tølunum vísa at at tað eru nakrar forðingar hjá monnum i at taka meira av barsil og tað tað sum granskingin vísir tað er broytir tú teir strukturan við at marka teimum nakrar vikur sum gera teir tað so taka teir tað rationella góða valið at taka nakrar vikur afturat tað er tað eina sum eg havi hug at siga hitt sum mann nevndi viðvið hasum her við við hámarkinum jamen tað er eisini nógvar kvinnur altso vit liva í eg veit gott at kvinnur eru eru lágløntar í okkara samfelag men vit fáa eisini alt fleiri kvinnur sum hava hægri útbúgving og sum eisini hava inntøkumist við hesum hesum hámarkinum so at ja eg eri púra samd í at mann eigur at hyggja eftir hámarkinum og eg sigi vist mann ikki
mann ikki ynskir at hækka inngjaldið nú so kundi mann hugt eftir sæ at snarvið á at lísasir
sygulaatakk fyriso er tað siru stenberg sum fær eina viðmerking ger su væl takk fyri harra formaður ja eygun samensen hon hevur verið landstýrkskona í javnstøðumálun og hetta her uppskotið handlar eisini um tað og hvussu mann sum vendir draga tí so hevur tað eisini nakað við javnstøðu at gera og hvørja virka altso heldur eygun samensen hetta fremur javnstøðu ella ella hvussu fer hetta her at ávirka tað sum er ennars við lønarmunninum ímillum
kvinnur og menn
ja takk ger so væl eygus samulsen takk fyri frúharra formaður javtialso ja ø visti mann hyggur eftir javnstøðupolitikkinum sum eg legði fram fyri løgtingi fyri nøkrum árum síðani so haldi eg mann sær tað har og tað er eitt sum eg eisini havi verið yvirvíst um alla tíðina tað er tað at lykilin til ikki bara betri trivnað í familjuni men lykilin til javnstøðu er nettupp hetta her við at byrja við at hava eina góða barnsilsskipan fyri bæði foreldrini tí at at sum mann sær so kemur hetta her tilknýti og páparnir fáa tað meira dáma ella taka sær meira av børnunum eisini aftan á barsilstíðina og so víðari so eg trúgvi at lykilin til javnstøðu og til eitt gott familju ella har øll familjan trívist betur tað er nettupp hetta her við einari góðari barsilsskipan fyri bæði kynini
takk fyri herra formaður ja takk eg veit ikki hvør eg vil gera millum at fór kvinnumenninir eg vil ikki so feminin ræðiliga men víðari til næsta røður tað verður sirius steenberg ger so væl
má siga tað at tá eg las hetta uppskotið tað bleiv eitt sindur illa við og eg skilji faktiskt ikki ordiliga at er komið við tí og eg haldi ikki at nakar í tjóðveldinum fer at taka undir við hesum uppskotunum tað haldi eg bjørt samulsen legði sera væl fram og eg eri so púra samd við teimum sum hava sagt tað at eg haldi faktisk at hetta er størsta afturstig innan fyri hetta her øki alla mína tíð ikki bara mína tíð í tinginum men eisini øll míni tveyoghálvtrýss ár

tað er ótrúliga gott at hava eina góða skipan við barnsburðarfarloyvi og tað er veruð gleðiligt at hon hevur verið bøtt um tey seinnu árini í okra tíð hekkaðikur vikutalið tvær ferð og løgdu eftirløn omaná tað haldi g vr eitt stórt stig og tað er eisini hekkað einaferð í hesari samgonguni vissu minist rætt so øll hava altíð verið samd um tær hækkingar sum hava verið barsul hevur nakað við eisini nakað við javnstøðu at gera og tí haldi eg t tað tta heta er eitt stórt afturstig og eg haldi eisini tað liggur nakað søguloysi í hesum tí at tað hevur verið brúkt rættiliga nógv orka nógvar kreftir upp á at fáa ta barsisskipanin okur hav údag at byggja skipanina upp soleiðis at tú kann veita tað trygdarnetið sum skal til og um mann hevur keymt pað nógv fyri at fáa tær vikurnar inn sum eru markaðar til pápan soleiðis at pápar eisini hava nøkur rættindir í barsilsskipanini tæ tær vikurnar eru ikki komnar uttan stríð og eg havi sagt tað so ofta eg kunu gott siga tað aftur at að pápar fara ikki at fáa størri javnrættindir fyrr enn kvinnurnar einaferð tikið seg saman gevið teimum dag tað er líka við at ty stig sum eru komin í sambandi við páparættindir tey eru komin øgiliga ofta tí kvinnurar av tala hart fyri tí eisini í einum og tð og tað hava verið nógv menn spetala ímóti ikki allir mann skal ikki generalisera eg haldi at hetta uppskotið er p á ein annan máta hvørki fuglur ella fiskur tí ati tá ið tú tekur allar vikurnar burtur so tekur tú eisini kann mann siga nøkur rættindir sum kvinnan hevði frammanundan til hvørfalla at verða heimata fyrstu tíðina tað kann alt blíva burtur og to tekur eisini tær vikurnar sum pápin hevði fingið nøkur rættindur til burtur og okur vita at hær er er knípi við rættindum frammanundan so eg veit ikki ordiliga hvat hvat ið tað er mann ynskir men sjálvandi soleis sum eg hoyri í dag soe tað tí at mann ynskir at familjan velur púra frítt eg haldi atað er rekt at mann hevur tæir fyrstu vikurnar markaðar til mammuna tí at tað hevur stóran týdning alt tað við brostagevingini eisini tað at koma ikki aftaná mannhúur átt tað at arbeiða við tilknýtunum millum foreldur og børn og alt tað og ongantíð betur um pápin eisini er heima ta fyrstu tíðina og tað er eisini alt sum tíðir upp á at tann leikluturin er í hvørfall hevur verið nokk so undirmettur og at mann sær til dømis tað at tað gongur nógv betri at geva brost har sum pápin eisini er heima ma mamman ikkio einsamøll og at mann hevr eisini onkrar kanningar um tað at tað upp á sigt ikki eru líka nógv hjúnaskilnaðir so tað eru nóg nógvar orsøkir til at at gera tað so gott sum møguligt fyri ta nýggju familjuna at finna seg til rættis konurnar í føroyum eiga lutfalsliga nógv børn okur liggja millum tær hægstu í í europa haldi eg og okur hava eisini tann størsta vinnutíttleikan av av rættiliga nógvum londum og tað hevur akkurát verið kvinnudagur nú og eitt av teimum stóru fokusøkjunum tað var hetta her við lønargloppinum ímillum kvinnur og menn sum eisini verður mett sum ein sorn strukturellur trupulleiki man mán hyggja uppá og har er ein góð barsilsskipan ein av teimum strukturunum mann kann hyggja eftir og tá eg mann veit tað at kvinnurnar í føroyum eiga lutfalsliga meira børn enn enn mann ger aðrastaðni so verður tann gjógvin eisini lutfalsliga størri og serliga visti mann letur upp fyri at mann púra frítt deilir dagarnar ella vikurnar ímillum sín tí okur vita tað at tað er verið so trupult ella tað hava verið fáir pápar sum hava tikið tá ið tað hevur verið so fríviligt okur hava fleiri ferð lagt fram uppskot um fleksibla barsilsskipan tað haldi eg rætt at mann fært møguleika at dríggja særda meira út kanska arbeiða styttri dagar ta fyrstu tíðina eg haldi børnini hjá okkum hava forlangan dag úti t ta fyrstu tíðina í hvørfall meðan tað eru smá so tað er nógv ting mann kann gera fyri at bøta um barsisskipanina tað kann gott vera útgjaldið skal hækka tað havi havi eg einki problem við men sum okur bara vita á tað so ma inngjaldið eisini hækka altso tá ið tey tingini hanga saman so má mann eisini vera viðlig til at betala og stentar ikki at fara út og rópa um avgjøld tá vistu mannhevu valt tað so e mán valt tað men eg haldi eisini at at tað kann hava týdning fyri at nøkur velja bartin frá so tað haldi eg hvørfalt mann kann hyggja eftir men tað er hvussu so e øll gransking sum sum vísir á at tað er neyðugt at hava vikurnar markaðar fyri at fáa størri javnstøðu og hetta snýr seg bestemt ikki bara um javnstøðu men tað snýr seg eisini um møguleikan hjá foreldrum at vera saman við sínum barni ta fyrstu tíðina og tað er eisini øll gransking sum týðir upp á at tað e best at mann kann vera bæði um ta ta prosessina og tekur tú vikuna burtur so vita okum tað so verður tað verður tað mamma
mhaner stóran mun takk fyri ja takk so ver næsta a røða ruttvang ger so væl
einogtrýss prosent av føroya fólki ynskja at verandi barsilslóggáva verður broytt soleiðis at tað verður upp til foreldrini sjálvi at avgera um tað er mamman ella pápin ið tekur barsils farloyvi tað halda vit gevur eitt gott høvi halda vit í framsókn gevur eitt gott høvi til at vit fáa viðgjørt barsils skipanina politiskt her inni síni stykki sum um at mann fylgir ynskinum hjá meirilutanum av fólkinum tað vísir seg at mann er øgiliga skeptiskur í mun til at lata foreldrini sjálv bestemma hvussu tey skipa barnsils farloyvi umboðið hjá sambandsflokkinum helt at vit vóru ikki búgvin føroya fólk er ikki búgvi til sjálvt at taka hesa stóru avgerð borgarin er ikki skikkaður til sjálvir at velja um tað er mamman ella pápin sum tekur barnsil umboðið hjá javnaðarflokkinum var sera undirhaldandi í mun til hvat ið borgarar sum funnu uppá ella sum fingu møguleikan sjálvi at velja hvussu mann skipaði barsitsfarloyvi hvat ið tey kundu funnið uppá og eg fekk asosiatiónir til tá ið mann eina ferð í fýrsunum ella nær tað var skemtaði við at skipini fóru at liggja svínabundin tá ið menn fóru í barsil

tað er ein øgiliga sterkur sosial demokratisk fatan at staturin veit best hvat gagnar borgaranum í veruleikanum so gjøgnum súrga tað øgiliga í stóøgiliga stóran mun hvussu okkara samfelag er skipað eisini í mun til familjuna vit vilja hava eina politiskt diseinaða familju og orsaka meg men tá eg hoyri umboðini frá javnaðarflokkinum og frá tjóðveldinum nú veit eg væl at mann á øgiliga nógvum øðrum økjum ideologiskt er ósamdur men so minnir tað meg øgiliga nógv um hvussu miðflokkurin tosar um familjuna mann hevur eina øgiliga smala greiða fatan av hvat er ein góð familja í miðflokkinum er tað ein mamma og ein pápi børn og alt sum liggur bara lítiðsindur uttan fyri tað er ikki gott nokk og tí skal tað politiskt forðast tá ið mann tekur javnaðarflokkin í tjóðveldið so er tað ein familja har sum javnstøðan er í hásætti tað er tann góða familja eg havi eisini eina greiða fatan av hvat er ein góð familja men eg havi ikki trongd til at restin av føroya landi skipa sína familju soleiðis sum eg haldi at hon skal skipast eg má bara staðfesta enn einaferð at liberalvirði hava ótrúliga vánalig kor í føroyum

eitt endamál við hesum uppskotinum er at tað skal vera lættari hjá pápum at velja at fara í barsl vit vita at fíggjarlig atlit spæla inn og ein inntøkumissur stórur inntøkumissur er avgerandi fyri hvør ið velur at fara í barsi

eg eri sannførd um at hækka vit markið so fara fleiri pápar at velja at fara í barsil men tað er ikki gott nokk tað er heilt greitt at her á løgtingi ætlar mann sær ikki at geva borgarunum fleiri valmøguleikar tvørturímóti ynskir mann at skerja vguleikarnar hjá føroysku familjuni við tí endamálið at fáa ta politiskta ideellu familjuna tað er tað sum eg hoyri øgiliga greitt her inni og tað sigur eitt sindur um menniskja fatanina og eg má siga eg fekk nú fylgja nokk væl við í donskum politikki og og eg eg mann sær hvussu borgarligi vongurin er í knúsi í danmark og tað er bara ein spurningur nar vit hava ta støðuna eisini her í føroyum hetta hetta her sannføringin um at borgarin er sikkaður at taka ábyrgd av sær sjálvum hvar er tann sannføringin farin ræðast vit so at lata orgaran ásjálvan ráða í egnum lívi eg haldi virkuliga at borgarlig virðir eru í kreppu í í hesum samfelagnum

so strangt praktiskt verður sagt at hetta uppskotið hevur við sær eittøkt gjald til skipanina tað hevur tað ikki tí í løtuni er tað soleiðis at tað er einki loft á inngjaldunum og tað hevur við sær at í takt við at lønarútgeldingarnar alla tíðina vaksa so veksur inngjaldið í skipanina útgjaldið harafturímóti hevur eitt loft og tað vil siga at visi mann ikki økir um barnsils farloyvi so hevur tað við sær at tað kemur meira og meira inn í barsils grunnin og tí vil tað við tíðina møgulig gera at mann økir gjaldið tað haldi eg eri øgiliga sentralt í hesum her tá tað uppskotið hevur tvær tættir tað eina er at mann letur familjuna sjálvar avgera í samsvar við tað sum borgarin í føroyum eisini ynskir og at mann hækkar útgjaldið sum ger at fíggjarligi missurin hjá bæði kvinnum og monnum minkar av at fara í barsil og tað í mínari er eitt avgerandi stig í mun til javnstøðuleið vstað er tað man metir sum tað viktigasta
takk fyri
rger so væl takk fyri harra formaður og takk til rut vang fyri eina góða røðu spurningur um hvat er tann rætta familjan tað var tað sum rutt var inni í árut vang var inni á og í mínum hugaheimi er tann rætta familjan har ið javnstøðaræður og har liverala hugsanin ræður um at mann avger sjálvur hvussu mann skipar seg sum familja tað má vera tann rætta familjan og tað verður øgiliga ofta sagt at hetta her er at fáa konurnar aftur til kjøtgrýturnar nei tað er tað bestept ikki tí tað eru óalmindiliga nógvar kvinnur í dag sum hava karierustorv og sum fáa sítt børn men sum kanska vera darvaða úr sínari karieru tí ð tey mugu at fara heim pápin sum kanska gjarna vil sleppa at vera heimlongdi og kanska fyrr í í varkistíðini sleppur ikki so tí haldi at tað er ógvuliga ne viktigt at okur hava tey røttu forsetni tá ið vút diskuterða
ja takk
ger sovæutngja altso heilt grundleggjandi snýr tað seg um um mann hevur tiltrúgv til at borgarin tað verður se kvinnan ella maðurin megnar at taka røttu avgerðina fyri seg sjálvan tað er tað tað snýr seg um vit síggja nakrar onnur ting í í her í í okkara parti av heiminum har sum kvinnur hava øgiliga góðar valmøguleikar at tær ikki neyvenduvís velja øðrvísi enn mann hevur í einum meira bundnum samfelag tað haldi eg eisini er nokk so áhugavert at tú egentiliga politiskt vil við færri valmøguleikum fáa tað sum hann heldur er sítt ideal samfelag tí man sær at jú fleiri valmøguleikar mann hevur jú minni líkissamfelagi tí sum eg haldi er tað ideella og tað er so grundleggjandi óliberalt at eg haldi at tað eigur at vera tað laga
takk fyri
takk fyri formaður rutwang hon útdeildi karakterar til á ymisku flokkarnar bæði javnaðarflokkin og miðflokkin kanska tí hon gongur stegni til a6amiu fyri tíðina eg veitikhi meni hon segði tað at miðflokkurin hevði hana so øgiliga smala fatan av familju tað var mamma og pápi og barn so fari eg at spyrja rut vang hvat er tað fyri fatan sum liggur aftan fyri uppskotið hjá rut vang hvørji onnur enn mamma pápa og barn eru í hesum uppskotinum og hvat er tað fyri familja sum bartilskipanin tekur hædd fyri hvussu breið er tann familjan sum verandi bartuskipan tekur hædd fyri ella hvussu nær liggur hon fatan
hjá miðflokkinum
ja takk ger so væl rødd vong takk fyri at tá ið tað tók tað dømið fram so er tað sjálvandi við við atliti til hæddu her kjakið vit hava havt í seinastuni har sum samkynd pør sum hava skipað seg sum eina familju í serligum førum her í føroyum hevur tað verið kvinnur sum eru saman í einari familju at tær eru útihýstar av barnaskipanini so sum hon er nú og tað er tað sum eg hugsi um at tá ið mann politiskt ynskir at avmarka barnaskipanina soleiðis at familjurnar velja at skipa seg í tráð við tað sum eg haldi politiskt er tann ideella familja tað er tað sum eg haldi er óliberalt óansæð um hann er miðflokkur ella javnaðarflokkur í tjóðveldi
ella hvat er takk fyri
ja takk so rda siri stenberg fyran viðmerking ger so væl takk fyri harra formaður ja ofta plagi eg at vera samgd við ruttvang men her er tað í eysturvest ter so tað eg haldi ikki at nakar hevur sagt hvat tann ideella ella tann góða familjan er tað haldi eg ikki eg nú haldi tað vera løgd orðið munnina á fólki tá ið mann brúkar hetta her við at einogtrýss prosent av føroya fólki ynskja at broyta barsisskipanina ja tað trúgvi eg nógv vilja og kanska áa at fáa hana forlongda og hvørt á sínum men eg vili ikki súgla uppá tað ynskja at uppeva allar kvotur tað er so tað men visti tú spyri fólk vilja tykur koyra ókeypis so siga tað eisini ja vilja tykur sleppa undan betal a skatt so rokni eg eisini at siga skal mannsk bara siga ja til alt her inni bara tí at nú halda fólk endiliga tað men tað er so tað eina vinl jeru faktiskt rættiliga sjakerað av at mann heldur tað atí fyrstu fjúrtan vikurnar taðerikki farlit um mammar er heima altso tað má eg siga akkurát sum er tað kann eg ongantíð góðtaka altso tað tá mann færna
heilt á sporinum
ja takk ger so væl eitt langt takk fyri ja men har aftur er eitt eitt eitt eitt útrúkk fyri hvat fyri menniskja fatan mann hevur ja men sjálvandi vilja øll velja tað lættasta og tað nemmasta sjálvandi vilja øll latta vera við at betala skatt vist tað er og tað er nemliga handan fatanin borgarin er ikki skikkaður at taka tær røttu avgerðirnar og tá ið siri sigur at eingin hevur sagt hvat er tann ideella familjan tað passar ikki tað er aftur og aftur víst á her í dag hvussu gott tað er fyri familjuna og hvussu gott tað er fyri børnina at tað er javnstøða ímillum mann og kvinnu eg eri yvirhøvur ikki ósamd við tí men eg haldi ikki at tænur vendvís merkir at øll skulu skipa seg í einari totalari javnstøðu tí at eg haldi at tað
tað besta dag fyri
ja takk so fær hendikold an viðmerkin ger so væl ja eg veit ikki ordiliga hvar hetta er eitt sindur spesielt a uppliva at at ein kvinna stendur og argumenterað fyri at dagin eftir sum at konan hevur átt so skal han út atur arbeiða nú hoyrdi kur fólkaflokkin eisini hevði sama meining eg eri hjúgnum gangandi grundleggjandi ósamd í hasum hálninginum eg havi sett í mínum uppveksti hvar kvinnuri stóðu ví vaskikassanum til dagin fyrr itúer átti eg haldi ikki at tað er nakað vend aftur til eg haldi absolutt ikki at tað er nakað venda aftur tað er fantastisk at hava eina skipan hvar ein kvinna kan ver heim í fjúrtan vikur so kunn a mhoppa og renna so galtar vilja sleppa upp í tann dansin tað er e forræftir at búgva í inn á landi hvar ein kvinna kann verða heima í fjúrtan vikur eg fari aldrin at broyta ta meiningina í øðrum lagi so eru tað hesi síðstu árini fýra hundrað og fýrs har áleið tretivu fjøruti trýss fýrs fýra hundrað og fýrs sum er niðan fyri fimmogtjúgu túsund vis tað er ein trupulleiki tey skulu eisini liga t betala attey keypa eisinii

ja takk fyri eg visti vit skuldu tosa um javnstøðuna má so er tað kanska tað allar størsti trupulleikin at strukturelt er okkara samfelag skipað soleiðis at tú hevur missirøðina nógva inntøku av at eiga børn barnsøguskipanin er ein roynd at kompensera fyri tað mann hevur lagt tað øgiliga lágt og tað mann sloppi við millum annað tíð at kvinnur hava nógv lægri inntøku enn hvat menn hava men nú hevur upphæddin ligið sama stað í so nógv ár at tíðin er komin til at hækka tað tað gagnar ikki bara monnum tað tað gagnar so sørum eg eisini kvinnu
takk fyri ja takk so er tað edva jakobsen sum fær orðið gjørt væl
takk fyri harra formaður haldi heta hvur verið eitt sera áhuvert og gott orðaskifti hevur hava havt hvar ið vit hava havt rættiliga víðar meiningar bæði henda veg og hinveg og og tá og hvussu mann skal fordeila ein barsil millum millummammuna og millum pápan og hvussu mann ger altso eg má siga tað at eg haldi ikki meg vera mann siga gamladagstypa men eg eg haldi at at rokna við ella at tankin um at at en mamma skal standa á arbeiðismarknaðin dagin eftir hon hon hevur átt ella hon kanska skal fara beinleiðis av av landssjúkrahúsinum og og og út til arbeiðis tað tað tað skurrar eitt sindur í mínum oyrum tá ið tað verður sagt um um hetta her við sum eg las uppskotið so hugsaði eg massær fýra vikurnar men men eg havi sikkurt ikki ordiliga soleiðis grundleggjandi nú skilja at t tit allar tveyoghálvtrýss vikurahar mann hugsar um og og har má eg siga t tað tann tann tankan deili eg ikki tí eg haldi at teir fjúrtan fyrstu vikurnar eru sera sera týdningarmiklar at mamman kann kann hava men men so er tað fýra vikurnar sum eg onkuntíð ava tosa um so sigur mann at vist tær ikki verða oyramerktar til pápan so so vil pápin ikki fara og tað kann vera møgulvíst snakað um tað men men støðurðir kunnu vera øgiliga ymiskar og eg vildi eg gangi nokks høgt upp í tá mann hevur ein barsil sum eitur tveyoghálvtrýss vikur at familjan fær tær tveyoghálvtrýss vikurnar at atat ráða yvir og tað at hasa fýra viguna ikki verða nýttar at teir so kunnu fara til mammuna tí at vit vita bara at tað eru tað eru støður hvar ið hvar ið tí eg haldi øll sum skulu kunna hava hesar tveyðalatvýss vikurnar tað haldi evr stóran týdning og tað er ikki altíð at tær fýra vikurnar verða nýttar av av pápanum tað kunu vera rættiliga nógvar ymiskar orsøkir til tað og so kann mann so siga jamen so fáa tey áttaogfjøruti tatað er so væl men men har hevði eg ikki havt trupulleikar við at familjan sjálv stutt líka sum at innorðna seg um hvønn tey føldu skuldi brúksæ vikurnar tað tíkingarmesta haldi eg tí tað barnið mann kann vera um barnið í men harfrá og og fara niður í í frá fyrstu viku av at at kanska t ffrátaka mammunigestir rættin tað haldi eg tað haldi eg bara er ikki er ikki ókey eitt sum eg legði merki til í hesum uppskotinum tað er tað at mann gongur øgiliga høgt upp í at fáa prístalsviðgjørt barsilspeningin um mann sigur tað at hevði hann verið í prístalsviðgjørdur frá tvey túsund og fýra so so hevði hann verið tretivu túsund í dag og eg lurtaði ein annan dag tá vit tosaðu um hettaher við at leggja eldri øki út á kommunurnar tá bleiv tað sagt frá tveimum ymiskum borgarstjórum at tað var týdningarmikið at tað bleiv prístals viðgjørt eg haldi að mann farin at ganga meir meir uppí í príslaksviðgerðing men so er tað kanska tað skal kanska bara ikki vera mál sum koma niðri frá tí tey høvdu eisini havt gott av at verið prístaksviðgjørd fyri at vit kundu veitt tær tænasturnar sum sum vit kanska standa mangla í dag men men tá ið tað er innan fyri føroyaland so ganga vitt øgiliga høgt upp í prísraksviðgerðing tí vit hava allíkavæl inn sæð at tá ið mann bara steðgar við einum einari upphædd og ikki prísaksviðgerð at so kanska kemur tað at ganga úty vir tænastuna men tað er so gleðiligt at mann kanska hugsar teir tankarnar eg vildi bara ynskt at mann gjørdi tað í í øllum málunum sum vit vara av sjálvt um tað er heimtikinð mál ella felags mál ella ella hvat tað so er tað er bara soleiðis at tað er kanska gott at hugt upp á ta upphæddina nú komið rutt vang eitt sindur inn á at í sambandi við tað fyrra málið vit hava havt nógv við at gera í sambandi við barsil har frá sigur mann fólkið barsel men har vil eg so allíkavæl taka í aftur tað sum landstýrismaðurhelgi abransen sagt at at mann kanska fordeilingin men mann frásegði ikki tveyoghálvtrýss vikur innan fyri barsskipanina tá ið tað var í sambandi við við samkint men frá segði ikki tær fýra vikurnar annar parturin kunn brúka allar tveyoghálvtrýss vikurnar tað haldi er eisini viktigt at fáa tað við at mann ikki útihýsir tveyoghálvtrýss vikur mann kann mann kann hava avbjóðingar av hvør tekurbarsulin í tí eg haldi at vit hava eisini havt sum mál at at gjøgnumhyggja alla barsskipanina fyri at taka aðrar manglar sum eg haldi eru nokk nógvir av til dømis er tað soleiðis ati visti tú fert og kanska skúláti ella og so blívu ur brúk fyri barstil beint aftaná so er tað rættiliga nógv sum sita eftir við ongum barsil tí at tey tók eina eftir útbúgving og tey høvdu familju og og koma øgiliga sum mann sigur fáa avbjóðingar av tí so tað vildi øgiliga gott at mann eisini hugdi tað inn skal tað viðføra ein lít sindur hægri barsilsgjald sum er dekkar øll so er tað eisini týdningarmikið at mann fær ein størri skarin undir barsskipanin enn tað er í dag serliga tey sum eru í lestrina a tey eisini kunnu komu við
takk fyri frá forkunnuni takk fyri at viðmerkja
king frá anniku olsen gerso væl ja takk fyri líka so skjótt mann byrjar at nerta við hesa her fyrstu fjúrtan vikurnar so tað tí at mann vil taka teg frá mammuni tað er ikki tilfeldið tí sjálvandi hevur barnið best av at hava mammu sína hjá sær ti fyrstu tíðina tí tað er hon sum kann geva brøst men tað kunna vera støður tað kunna vera støður har mamman gerst sálarsjúk har ið mamma kanska doyr í barsilssong har ið mamma kanska verður noydd til at átaka sær eitt eitt arbeiði av ein læraraorsøk at mann ikki kann geva nøkur undantøk í einari barsilslóggávu tí mon skal vera so trong um mann skal hava eina so tronga hugsan tað haldi eg er eitt sindur skeivt ttað tað merkir ikki tað at mann ikki heldur at mamman skal vera hjá barninum tal fyrstu tíðina altso tað tað virkar nakkotsum mann mann vil lesa bíblina sum ein ein á
stóðin
takk fyri etva jacobsen gersvæltakk fyri frú forkvina tað er týdningarmikið at at at bíblian er altíð góða lesur at taka tað við meneg kundi gott ímynda mær tað havi eg hvussursær prøvað at kanna kanska fari eg skeiv at vist tað er hasar støðurnar hvar sálarsjúka kemur uppí illa tað at mamman doyr á barsussong at tá hava vit skipanir innan fyri tað almenna økið sum traðka til og og gera tað møguligt tað kann landstýrismaðurin kanska koma inn á eg veit sum eghavi tikið skeivt útí men tá ið tað er sovorðna at tað er ekstrema støður er tað bara tað at að er ein karierispurningur tá haldi at at mann má finna eina loysn í tí sjálvur innan fyri húsarhaldið at mamman fær brúkti hesar fjúrtan vikurnar sum hon skal hava í sambandi við barssil tí annars haldi enin bginna at rætta inn at vit toyggja ta øgiliga langt fyri at at at rætta inn og eg haldi tá er viktigt og týdningarmikið at vit hava barnið í í sentrum
takk fyri frú foskuni takk fyri tá næsta
fystur at røða verður landsstýrismaðurin helgi abramsen gesæja takk fyri frú forkvina eg bað um orðið aftur tað var samband við at ingilín strøm hevði orðið nú skal g sjávandi ansa eftir ikki koyra bensin á máli men tað tað gerk keg við hon nevnir tað at samkynd verða ikki fevnd av barsilsskipanini og tað haldi á eg má rætta tí tað er ikki rætt altso skipanin í føroyum er soleiðisnar at øll børn sum ver fødd í føroyum líkamikið og eisini øll børn sum verða afturleidd tey hava rætt til tveyoghálvtrýss vikur saman við foreldrunum og tað er líkamikið foreldrini eru hinskyns samskynd ella støk har sum er konumaður har er tað púra greitt býtt ímillum konan eigur eina eina kvotu á so s nógv maðurin soso nógv og sos nógvur felagskvota har sum tað er ein støk ella stakur har eigur viðkomandi allar tveyoghálvtrýss vikurnar taðvil siga at mann fær allar tveyoghálvrýss vikurnar sjálvt m mann ikki hevu nakran at býta tað við tað sum serligt við samskyndum er at taðar er bara ein sum hevur foreldramyndugleika tað vil siga tað er einki í barsisskipanini at gera mann kan hava sína meining um um um foreldramyndugleikin skal verða verða til tvey ella tl eitt men barsisskipanir púra greið øll børn hava rætt til tvey ogálvtrýss viku saman við sínum foreldrum líkamikið um foreldrini eru hinskynd samskynd ella støk og tá tað kemur til attleiðing tá eru samskynd í akkurát somu støðu sum hinskynd har fáa bæði ella báðar ella báðir somu støðu sum sum hynskynd tað vil siga takv upp ítar millum sín og tað er tí at tá eg havi bæði báðir partar foreldramyndugleikan so tað er ikki ein spurningur um barsisskipanina sum ger tað um um um samskynd fáa ella ikki tað er spurningur um foreldramyndugleika øhso havi hug at leggja eina viðmerking afturat nú verður tað nevnt her at atatútgjaldið skuldi verið í prístalsviðgjørt tað kundi mær gott gjørt men so má mminnast til at so skal mann eisini íviðgera inngjaldið tí tað tað má fylgjast báðar vegir og og tað merkir so at mann eisini skal gjalda meira inn tí tað er øgiliga umráðandi at skipanin hongur saman við inngjøldum útgjøldum tað var tað sum egð
teve hug at legga aturat her takk fyri takk fyri og
ein viðmerking frá edvur jacobsen ger sovæl ja tað var akkurát tata har sum eg eg nevndi akkurát um hetta her við við vistu mann kanska tekur lestna at so kann tað vera ein ein ein avbjóðing tí at vit taka nokk so nógvar eftirútbúgvingar og tað økist við tí tí vit tí tað økist við at arbeið innan fyri eldraøki og innanfyri umsorganarøkið og tá fær mann ofta kanska ov bjóðar eftirútbúgvingar og o tí hevur mann hava nógv rent ímóti akkurát tað men tað vil so viðføra tað at mann fær mann fær sett eitt sindur upp á inngjaldið eisini eitt annað sum er tað er tað at tað er eisini fostforeldur sum summ fáa sítt barn á einari mann sigur frá fyrsta dagi av og har ikki tað at har er kanska má kanska goldin nakað við fíggjarligheit men tað er nakað við nøkrum rættindum hevur mann rætt til at fara aftur aftur arbeiðsplássi sovorðið tað er eisini kanska áhugavert at hyggja á tá ið vit fara í gjøgnumganga alla skipanina at mann tekur ymiska sovorðnar
lar við takk fyri
takk fyri landsstýrismaðurin ger so vælvið fólkum ja við mýggjum fótforeldrum har er trupulleiki nokk ikki gjaldið tí tey fáa tey fáa pengar frá almannaverkinum fyri at vera fótforeldur men tað eru sjálvt sjálvt farloyvi sum nokk eru ein avbjóðing har sum mann kanska má hyggja eftir og tað kemur til lesnað altso har kundi mann gjørt ymiskt onkur er nevnt møguleikan at at lesandi rindaðu hetta partin av lestrarstuðlunum sum inngjald og so høvdu rættir útgjald tað er ikki nógvur máta at gera tað upp á tað mugu bara finna tað at tað er øgiliga umráðandi hvussu at skipa
tein hongur sama liga takk fyri fyri tann næsta røða verður ingolf sólheim olsen ger so væl
eg gjørdi av at taka orðið tí at etta her minnist so nógv um um onnur mál sum vit ofta høvdu frammi í seinastu seinasta valskeið dømisá samgongu tað vístir seg fyri mær sum at mál av hesum slagnum øgiliga ofta missa identitet tá i teir komu í tingi nú snýr tað so um at atkoyra alt í ein pott og og og gera alt felags sum sum hevur verið býtt ímillumkvinnur og menn tá tað kemur til til barsisskipanina so tann øvuta kann mann siga tann øvuta prosessin men vistu vit fara aftur og hyggja eftir hví vit yvirhøvur hava oyramerkt nakrar fáar vikur til menninar í íso er tað ikki tí at mann vil hundrað prosent gera tað frívildigt hjá foreldrunum at at taka hesar avgerðina tí tað hevur víst seg at á summum økjum er neyðugt at hjálpa tingunum á glið við lóggávu og tá tað kemur til barsins so er tað eitt av teimum vit hava onnur dømi eg haldi selja norra eitt land sum hevur nógv góð dømi um at tað hevur at tað hevur tænt væl at mann hevur hjálpt tingunum at glið við lóggávum millum annað tá tað kemur til javnstøðumál tá ið vit hava oyramerkt nakrar vikur til menninar so er tað tí at mann metir at tað er gott fyri barn og pápa tað er gott fyri barnið at tað fær tíð saman við pápanum og mann hevur gjørt tað tí at tað er ikki blivið praktiserað av sær sjálvum so tey málini koma í tingi mann her onktíð ætla at økt tær oyramerktu vikurnar til pápan man u mann koman í tingi við við tí hennik old var onkuntíð í tinginum við tí tá hann var landstýrismaður og tað verður beinanvegin tá skifti tað itentitet nú skal tað gerast til ein spurningur um generelt barcil og tað skuldu nilla kvinna og maður sjálv semjast um hvussu tað verður og vit vita hvat tær semjurnar enda við í níggjuoghávfems prosenta tilfeldinum at tær fara til kvinnuna so eg haldi at tað er virkuliga týdningarmikið at vit í øllum førum halda fast í tí sum í dag er oyramerk til venninar og eg hevði fegin viljað sæð at tað bleiv en tørrur partur tí tað hendir ikki automatiskt enn tað vónandi fer tað at henda automatiskt um nøkur ár tað vóni eg men tað vísir seg ikki at vera tilføldi sum er og eg haldi at tað er tað øvuta av tí sum rutvang sog her og segði tá ið mon tosar um at tað liberala og og og heta her at kunna velja altso tað vísir seg í dag tað verður ikki valt at fer automatiskt til kvinnurnar menninir eru hektaðir av í hesum her spælinum og vit mugu nærmast hava hjálp í lógarverkinum til at fáa tað fyri at fáa it lítið sindur av hesum her spartinum enn er tað tíverri nokk so nógv skomm forbundin við hetta her opinbært og tað verður ofta argumenterað við hvussu tað var fyri hálvtrýss árum síðani og sovor nakað eg var bara tað at eg eri glaður fyri at at ikki er sum tað eg vaks upp hvar ið pápi mín var burtur í í íára gangi honu ikki hjá síni børn tí tá var eingin kjansur at at at at velja teir vóru noydir til tað í dag tað er kanska tað allarallarstørsta framstigið sum ent í fiskivinnuni vit tosa so nógv um stórir virðir uppsjóvarfisk og og og annað gott men tað størsta sum eg hent í fiskivinnuni er at tað í dag ber til at hava meir t eina manning so at teir sum eru til skifs í dag hava møguleika fyri at vera heima og síggja síni børn vaksa upp í nógv størri mun enn fyrr tað kundi sikkurt eisini verið betri men tað hevur týdning tað hevur stóran týdning fyri fyri børn at vera saman við báðum foreldrunum at kunna vera saman við báðum foreldrunum í dag er tað soleiðis at páparnir velja tað frá kanska av av okonomiskum orsøkum eg havi einki ímóti at at at hetta markið bleiv hækkað ongantíð betur at mann kundi at tann forðingin bleiv vinnir enni nær í dag men eg haldi ikki at vit skulu fara at pilka við hasar har vikurnar sum í dag eru oyramerktari til pápar tvørturímóti haldi eg at mann
kundi tú lagt nakrar vikur afturat har takk fyri takk fyri ein viðm
merking frá siri stenberg ger so væl takk fyri frú forkvinna ja eg haldi tað er viktigt at mann heldur fyri eyga hetta er endamálið við lógini og at grundin til at mann hevur fingið hesar vikurnar inn sum eru markaðir til pápan tað er tí at at mann metir tað at tað er gott fyri barnið men mán hava ta sjónarmiðið við og vissi mann ikki hevur ásett ta markingina so kann tað eisini í nøkrum førum gera tað at tað ikki so liggur timt fyri pápaan at taka barshul tað er hvussu okkurt sum týðir upp á tað at tað blívur lættari at tú kann fara til tína arbeiðsgevara tí tú kansnvísa á hetta er ein rættur sum eg havi og visi hann verður burtur so trúgvi eg øgiliga skjótt at at so var t nokv ferri pápar sum yvirhøvur taka nakað barshul og tað haldi eg
gott fyri barnið
s ger sovæja tak takk fyri nei tað er júst tað altso tað tað er ikki gott fyri barnið ogtað er heldriki gott fyri pápan tí at sum eg segði í røðuni ati vit eru ikki komin har til enn at hesi her tingini eru sjálvsøgd og henda uttan hjálpa lóggávu tað tað ert tíverri soleiðis sum tað er á fleiri øðrum økjum at vit eru noydd at hjálpa tingunum eitt glið vónandi kann tað kunnu vit koma har til einaferð at tað ikki er neyðugt at lóggevan hesi tingini men í dag
a haldi eg at tað er neyðugt takk fyri takk fyri so er tað bjarni kárasom petersen sum hevur biðið um orðið
ja takk fyri harra formaður er tað so nú øh eg vil fyrst og fremst bara takka fyri eitti eitt øgiliga áhugavert orðaskifti í dag til uppskotið hjá framsókn kanska serliga stuttligt at hava eitt sovorðt orðaskifti tá ið tað tá tað kemur til sjóndar hvussu tann hugsjónarliga bakgrundin er so er so ymisk og ogog og at líkasum felosofiin aftanfyri aftan fyri tær meiningarnar vit hava koma so greitt til sjóndar tað haldi eg eri nokk stuttligt og faktiskt kanska kemur forsjáldan fram her á tingi tað er ofta meira tekniskt ting sum koma fram øh eg ætlaði bara ja takka fyri orðaskifti og so kanska eisini royna ati at nágreina eitt sindur hvar hetta kemur frá sjálvandi mann mann fær eina eina eina kanska eina trongd til at tilogna ella tilleggja hesum her uppskotinum og uppskotssetaran eru nøkur onnur motivir enn enn hvat tað í okkara sjónarhorni er orsøkin til at vit koma við hesum her lógaruppskotinum ella uppskotinum til samtyktar tað r jú tí at vit trúgva fult og fast uppá at tann einstaki og familjan sjálvi megna at taka rationellar avgerð út frá tí útgangsstøðinum sum tey hava í sínum lívi vit halda at tað er kanska nakað formyndaryst at sita á tingi og ganga út frá at hettar ella hattar er best fyri familjuna og barni og pápan og so framvegis hóast tað kann væl skjalprógvast at í nógvum førum so hevur tað positiva ávirkan at eitt nú pápin tekur meira barnsils farloyvi enn hann ger í dag og tað gevurmur so tað førir meg so til mín næsta punkt at hetta uppskotið er ikki við tí fyri eyga at menn skulu kunna velja barsilsfarloyvi frá tvørturímóti er trúgvin tann at hetta kann vera við til at menn velja at taka meira barnsils farloyvi tí at inntøkumissurin hjá monnum sum saktionelt tjena eitt sindur ein kvinnur hann lækkar so motivatiónin ella revsingin fyri at vera at taka barsilsarloyvið er lægri við hesum uppskotinum og eg haldi ikki at tað gongur ímóti hvørt annað at mann vil gjarna taka burtur oyramerkingina men at mann hækkar hámarkið fyri at onkursvegna eggja til at menn taka meira barsils farloyvi eg vil faktiskt eisini útfordra handan pástandin at vit menn í føroyum eru so til afturskomnir sum mann fær tað at vera her í orðaskiftinum eg síggi meg sjálvan sum ein modernaðan mann eg veit ikki tað kann gott vera tað ikki passar og eg kenni nógvar modernaar menn við mær sum gleðiliga høvdu tikið ein størri part av barnsils farloyvinum eg haldi slett ikki at vit eru har í dag kanska vist tú tekur teir samlaðu menninar men mín generatión tekur gleðiliga ímóti tilboði um at vera um barnið ta fyrstu tíðina tað eri eg rættiliga sannførdur um og tað er eisini tí at vitviðurkenna tann týdningin tað hevur fyri barnið og familjuna og fyri okkum sjálvi at vera um so hetta er ikki onkursvegna ein ein máti hjá hjá monnum at skula bera seg undan barsil tá mann kemur við hesum uppskotinum eðalsetningurin er at familjan og hvør einstaki hevur tað neyðuga interlekti til at kunna vurderað eincaris um tey vilja hvussu tey býta barsilsfarloyvið ímillum sínm og sjálvandi so hevur tað eisini verið at tosað eitt sindur um hetta her við hámarkinum hámarkið er øgiliga lágt tað hevur verið óbroytt síðan tvey tsund og fýra og bara við at taka prísvøksturin so átti hann í dag so átti hámarkið í dag tretivu túsund krónur so tað er ikki bara við tí fyri eyga at at fólk í hægri inntøkubólkunum ikki fáa líka stóran fíggjarligan miss av at fara í bararloyvi tað er eisini tí at tað tað útgjaldið sum mann hevur fingið barsisskipanina er lækkað í virði tey seinastu fimtan árini tatí at tað gjaldið hægsta gjaldið hevur verið fastlæst ogsamstundis sum at tað hevur verið ein prísvøkstur í landinum so bara við tí fyri eyga kann mann grundgeva fyri at hækka markið tí at keypiorkan hon er viknað munandi av tí upphæddini øh til síðst vil eg bara takka fyri eitt gott orðaskifti sum sagt er tað stuttligt at vit diskutera nøkur ting eitt sindur meira hugsjónarlig enn enn vanligt tað haldi eg er gagligt fyri okkum her á tingi og fyri fólkaræðið at mann útfardrar seg sjálvan eitt sindur upp á hvørjar tankar mann hevur og annars so gleði eg meg til at hetta her málið fer í nevnd har sum eg skal í øllum førum royna at tryggja at tað fær einu
gjølla holla viðgerð takk fyri harra formaður
ja so er tað eykun samelsen sum fær eina viðmerking ja takk fyri harra formaður ja nú sigur røðarin at hann hoyrir til teir ungu menninir sum gjarna vilja í barsil og ikki er so til afturskomin har havi eg hug at siga kanska ein ein orsøk til at ungir menn í dag vilja í barsil er nettupp tí at mann hevur havt nakrar vikur til páparnir so at mann hevur sæð at tað ber til at pápa far í barsil og tí skal mann nettupp heldur leingja tær vikurnar enn at taka tær frá teimum tað er so hvussu er mín meining eg haldi tað er rættiliga viktigt at mann styrkir upp undir tað ynskji sum eru hjá ungu
at fara í barnsøku takk fyri
takk fyrhara formaður tað er ivaleyst ein ein áhugaverd eygleiðing sum eygun samuelsen hevur tað kann gott vera at tað hevur ein ávísan leiklut h eg havi sjálvur ikki børn og eg havi ikki tikið nakað barsils farloyvi men men tað er rætt at tað eru nøkur átøk gjørd søguliga sum hevur gjørt at vit menn síggja tað sum ein meira natúrligur leiklutir hjá okkum at vera um barnið tað skal eg slett ikki afturvísa men eg vil samstundis eisini siga at at vit eru individuell menniskjur og vit duga at taka sjálvstøðugar avgerðir og eg haldi at mín altso mínar hugsanir um tað at fara í barsil tær standa eitt sindur óbroyttar í mun til hvør hálninguriní

hennigoldarnir sigur bjarni kárasom petersen at hann hoyrir íteir modernaðu mennini teir modernaðu mennini ókey tað tað kunnu okur so ur í fýrasta ordan og so má eg væl saktans hoyra ubíteir ovmodernaðir menni okur sum eiga fleiri bør hjá nei tað má vera taðr har tey skilja ímillum men altso treytin fyri at sleppa í barsil er at mann eigur nøkur børn tað er tað fyrsta stigi eg má man taka mann sleppur ikki ábarsil vist man iki eigur nøkur børn tað er tað tað drer so bjarni kárasom petersen sleppur barsils

ertajarni kárason gersvæltakk fyriharra formaður eg skal bera boðini víðari at at mann má fara í gongd nú øh ja nei eg haldi ikki at hennrikold er ein ein ómodernaður maður eg haldi at hann virkar faktiskt til at vera ein av teimum mest modernaðu monnunum her her í salinum kemur kanska anbað aka am mnn snakkar um men ja eg veit ikki eg havi ikkis nógv at leggja afturat vit fara vit fara
hava funnið av hvat vit kunnu gera ja tað vóru ikki fleiri viðmerkingar so er tað bjørt samuelsen sum fær orðið
takk fyri hara formaður ja nú sat í formastólin eg hevði ikki ætlað ja eg skuldi havt orðið áðhenn bjarni kárasom petersen tay hevui fínt t at slappa at avslátta ella rundað av nú tá ið hann eigur uppskotið men eg vil gjarna vísa á ati hetta uppskotið hjá framsókn eru tvey ting tann fíggjarligi partuin sum eg ikki tosaði so nógv um í fyrri hannhar nýtist mann ikki nakað løgtingssamtykt til tann fíggjarliga partin tí tað er longu at heimil landsstýrismaðurin hevur í galdandi lóg at hann kann hækka hetta her útgjaldsmarkið vit hava fleiri ferð lagt tað fram í teimum flekst partuppskotunum vit hava havt gjøgnum árini frammi har hava vit víst á at at landsstýrismaðurin eigur at meta um nær ráð eru til at mann kann hækka hetta markið tí í tí partin eri eg samd við framsókn at markið er ein av teimum forðningunum sum eru fyri at páparnir sum í miðal tjena nógv meir mammurnar fara í barsil men tað er bara ein av fleiri forðingnum og tí vil eg eg mín niðurstøðu um etta uppskotið og og eg haldi at hon stendur líka greitt sum aftaná nú vit hava viðgjørt heta nakrar tímar at í besta føri vildi eitt sovort uppskot sum hetta blivið ein nullitetur altso skilt á tann hátt at mann við tí einu hondini gjøgnum før tað mann hækkaði markið tað krevur so fleiri pengar og og og framsókn ynskir ikki at hækka inngjaldið so tað kemur at taka nøkur ár hr eingin rá í skipan til hækka markið tað hevði gjørt at nakrir fleiri pápar fóru a heim at ansa børnum ella tók barsilsfarloyvi meðan mann so samstundis tók kvotuna burtur sum allar royndir líka síðan endan á hálvfjerðsunum gjøgnum øll fýrsuni og hálvfemsuni og síðan aldarskiftið hevur víst at tað at marka barsilstíð til pápan er tann mátin sum gevur pápinum møguleikanum til at fara í barsil tað eri bara so grundfesta royndir nú at mann kann ikki haldi ganga ímóti tí uttan ati at ganga ímóti fakta so men tað sumeg havi hug at siga tað er hasin fíggjarligi parturin hareð landsstýrismaðurin so víst á at í haldi hann segði í seksogtjúgu varð mannini komin upp á ta upphæddina við núverandi inngjaldi at mann hevði ráð til fult fulla eftirløn og eg haldi tað er umráðandi at tann partin er komin uppá so var tað eg haldi at anika olsen ava viðmerking nevndi hetta her við at tað kann vera mann ikki skal gera undantak tí at kvinnur kunnu doyggja ella verða sjúkar sovorði tað kann mann grein níggju stykki fýra í lógini gevur landstýrismannin heima il so í summum førum kann pápin taka tveyoghálvtrýss vikur og hann ger tað kanska eisini tá ið tað er sovorðnar øgiliga álvarsamar støður sum eru men grundleggjandi so er oyramerkingin hesar fjúrtan vikurnar til mammurnar og sá fýra vikurnar til pápan men so gloyma vit at tosa kanska um alla tann nógv tann størsta partin av barsisskipanini í dag sum er felagskvotan um vit kunnu kalla tað so felags kvota við hámarksútgjaldi tað kann mann eisini siga um og og har vita vit at tað er í næstan øllum føru um mamman sum fer við allari felagskvotuni og eg haldi ikki eg tá ið fólk tosa um at tvinga páparnar so so so gongur tað heilt upp á tvørtur um enn høvdið tí at mínar royndir við ungum monnum í dag eru at teir sera fegnir vilja tað eru ungir menn sum fáa børn gamlir eldri menn teir fáa sjáldan børn í øllum førum yngri menn tær yngru ættarligir teir vilja sera fegin verða við til at ansa síni børnum frá tí tey eru pinkubørn og at fáa ein mánaða tá ið barnið er áleið eitt ára gamalt tað rokni við teir alallarflestu pápar taka av við stórari gleði men eg haldi ein loysn á hesum avbjóðingunum tá i man tosar um at geva familjuni størri frælsi at avgerða sjálvi so haldi eg tað eru tvær avbjóðingar onnur er at tá iman tosar p á tann mátan sum eg havdi framsókn hev gjørt í dag so viðurkennir mann ikki ordiliga tær førðyingar sum eru innbygdar í samfelagi ikki bara í tað føroyska men eisini í øll okkara grannalond har mann hevur viðurkent at tað eru nakrar innbygdar forðingar sum gera at tað er ikki líka lætt hjá pápinum at fáa hesar vikurnar mann tekur heldur ikki ordiligt hædd fyri at helvtina av øllum børnum sum verða fødd verða fødd uttan fyri hjúnaband og ein partur av teimum børnum verða altso føddar har pápin kanska ikki ein gong býr saman vuð mammuni og teir páparnir missa jú í heilt alvorligan grad síni rættindi um hon tekur hesa her fáu vikunar tað hevur eydnast at fáa markað til pápa neir so men eg haldi at tað er gott vit hava fingið hetta kjakið í dag og eg haldi má vera sjálvandi ynskja foreldur at luttaka í uppvalingini sínum børnum og modernaðir pápar tær vilja eisini verða saman sínum børnum tí ati øll vita jú at tað eisini hevur ávirkan á sambandiðlongri framí tíðini tá barnið veksur upp tey bondman knýtir tað fyrsta árið við barnið eru faktiskt rættiliga avgerandi fyri hvussu tætt forhold mann hevur til barnið seinni í lívinum men vit skulu fara samla nøkur hagtøl haldið í sambandi við viðgerðina av hesum málinum og sjálvandi skal málið fáa eina eina eina ógvuliga gjalla viðgerð í vinnunevndini eisini hóast persónliga og mín flokkur
verr ikki taka undir við hesum uppskot takk
so fær annika olsen eina viðmerking ja takk fyri harra formaður ja til viðmerkingina hjá mær í áðni um tá ið kvinnan gerst alvorliga sjúk og kanska doyr enntá í í barsli tað var kanska líka nógv at seta tingini í perspektiv tað er rætt sum bjørt samelsen sigur at tað eru sjálvandi undantøk í í lóggávuni til til tess men tað kunna íkomna støður har kanska mamman er lesandi ella at tað passar seg betur kanska at hon ferog ger sín stutigog liv meðan pápan er heima men allíkavæl kanngeva barninum brøst altso tað eri kanska meir endan her yvir reguleringin sum mann sum mann kanska fílust á men men eg eri faktiskt samd við bjørt samulsen í tí at tað er neyðugt kanska í eina periodu at hava hesa kvotuna inni int til at tað er blivið meira natúrligt at mann at mann skipar síni viðurskifti heima við hús tí at tað vísir seg at tað er trupult og hinvegin se eisini samdur henni í tí at páparnir fara

bjór samensen takk fyri tað ja eg eri samd við onnurljóðsin og í okkara uppskotum um at tað er fleksbarsul og tað vit halda tær á máti at loysa tað avbjóðingina upp á at mann nettopp kann teg rættisleggja tað nógv betur altso mann er lesandi so kann mann lesandi pápin taka størri part av barnsborðarfarloyvinum og mann kann strekka tær yvir eitt longri tíðarskeið tað kann einsamøll støða har mamman ynskir at fara til arbeiðis aftaná tríggjar mánaðir hálva tíð fimmogtjúgu prosent og arbeiðsgevarin heldur at tað er eitt ordiligt gott hugskot at hon sum kann goyma sær nakrar dagar nakrar vikur til seinni ella pápin altso tann fleksibilitetin er ikki skipanin í dag og eg vóni at mann fær eg haldi at fleiri fleiri flokkar taka undir við tí tankanum og eg vóni at vit koma har men vit vita deyðfakt í norðurlondum merkir felagskvota tað merkir mammukvota altso soleiðis er tað tað eru royndirnar í dag og tí eru nakrir innbygdir forðingar fyri pápanir og eg eri ikki ein av teimum sum haldi at pápanir ikki vilja heim ella skuldtvingast heim eg haldi at pápar í dag ynskja at fáa sín part
part av barnsboyrðarfarloyvini takk fyri ja so var hetta orðaskiftið liðugt tað er ikki fleiri sum hat biða um orðin málið verður beint í vinnunevndini vit koma so til næsta mál áskránni í dag tað er vit fara nú undir fyrstu viðgerð av løgtinsmáli nummar hundrað og níggjuogtjúgu tað er uppskot til samtyktar um at seta í verk sorgarfarloyvi til foreldur sum missa eitt barn áðrenn tað er myndut skul it biðja um framsøgu fyri fólkaflokkinu er tað beinir johannesen fyri bandsfyri javnaðarflokkin gjóni náls joensen sambandsflokkini johandal fyri tjóðveldið ingol sól heim olsen og fyri framsókn er tað rutt vang tað eru tey sum hava biðið ellaha boðað frá at tey eru framsøgu fólk so
beini annesenðfyrst gerso væltakk fyri harra formaður ja heta et upskot frá djónan nolso joensen løgtingsmanni uppskot til samtyktar um at seta í verk sorgarfarloivi til foreldur sum missa eitt barn áðrenn tað er myndut og tað er so sær at løgtingið heitir á lansstýri um at fyrireika og leggja fyri løgtingið lógar uppskot um at seta í verk sorgarfarlovi til førforeldur sum issóparn øosum tað stendur í viðmerkingum her so er tað so sær at vit hava í dag eina barsisskipan sum vit hava júst eisini nú akkurát hava umrøtt og ati tað er so sær harbeint at doyr barnið í móðurlívi ella verður deyðføtt so fáa tey foreldur somu rættindi sum um at tað var livandi at tey fáa at tey fáa tær kanska rætt til farloyvið men er tað so sær at barnið teir seinni so so hevur tað so onga lógartryggjarin er rætt a og og er tað so sær at foreldrini tey kanska eru also sjálvandi teeru øll ymisk og handfara tlting øilia ymisk og kann tað vera tað at summi hava tørv til atkanska fáa daglig dagin at koyra aftur bein vegin meðn onnir hava kanska tørva at verða vekk frá arbeiði í eina tíð og í dag er tað sum tað eisistendur í viðmerkinum so erutað øgiliga ymsar skipanir sum lofta eisini her akkurát foreldrun sum missa eitt barn og tað verður bæði nevnt dagpeningaskipan og og tað eru kanska eisini nakrar sáttmálar og og tað er í lóg um almantrygdr tænastur og annað sumhar mann kann vera loftaður nakað meni men tað er so sær at mann skal jú hava kanska at tað er kommunulæknin fyrsog fremst kat meta um um mann er umviðkomandi er so illa fyri at hann hevur tørv á hesini ervoytingunum og tað sumuppskotsetrarinskjýtur upp tað er tað at mann kanska ger sum í danmark har í mann hevur gjørt tað at sorgarfarloyvi tað er sett inn í barsilslóggávuna og at og so eru tað onkrar fylgibroytingar eru gjørdar í aðrari lóggávu sum so tit passa seg til hettahr øso tá ið man hyggur eftir uppskotum her so haldi at mann skal líkasumkanska fisker upp eg kemur heta her skal heta er koma undir barsfarloyvi ella er tað undir onkra aðrar sosialari lóggávu at mann skal finna kanska akkurá hetta her og eg haldi sjálvur tað er gott at mann setir fokus á hetta hr tí at so fær mann lýsti kanska viðurskiftini betri hvussu tð er í dag og og um mann skal hava eit líka skipan hvussu tað hevur verið rætt ella hvu hvar ið mann hevði skula loftað og sjálvur haldi eg kanska tað liggur meir enn yvir sosial upgávu møguliga meni hetta fer so í vinnunevndina og har haldi at vit skulu taka og venda hesum her og síggja eisini kanska hvussu tað akkurát er skipið í danmark og men sjálvur haldi eg kanska tað eri sosialur góða meni menn ja hetta fer so vinnunevndina og tað skal fáa eina góða viðgerð og eg haldi eisini r gott at mann setir fokus á hetta her tí at tað uttan iva foreldur sum missa sum koma kanska illa fyri sum sumeisini tað at at tað í dag eru so øgiliga nógvar kanska skipanir sum mann skal mann kann ella mann møguliga kann fáa kanska onkrar hjálp burturúr tað ger tað eisini øgiliga tungt hjá teimum aftan á tey hava mist at tey skulu líkasum liggja roika runt í øllum systeminum fyri at finna hjálp so at mann eg haldi sjálvar mann kundi kanska funnið onkran máta gjørt tað kanska meira einfalt og at mann fór á eitt stað og so fekk hjálpina so hettaher skal hetta kemur í vinnevndinar har haldi at vit fara at kalla viðkomandi hoyringspartar inn og fáa lýst hesi

viðmerking frá djóna nolsø joensen ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna og takk fyri beini johannesen fyri eina góða gjøgnumgongd av hesum uppskotinum til samtyktar ø tað er nettupp hetta her við hvar tað hoyrir heima nú er hendan her lógin fyri stuttari tíð síðani í danmark og sett í gildi fyrsta januar og har hevur mann so valt at koyrt tað inn í í í tað sum eitur bartels lóggávuna og og so hevu mann aðrar fylgi lóggávu ella broytt aðrar í aðrari lóggávu ella fylgi broytingar ø og nettupphetti her við tá ið mann sal og fyrireika hetta málið her við so sama hvussu trupult nógv foreldur hava tað við at skula fara tann skipanin sum er í dag her heima at skula til almannaverkið og líkasum leggja og tað r ein øgilig umsiting av at skula fáa bara rættin til at kunna fara heim og og syrgja í eina tíð sum er sá týdningarmikið ta fyrstu tíðina og sum sagt so er hetta hetta e eitt tilboð heta er ikki eitt krav til at mann skal
brúka tað endiliga takk fyri frú forkína
fyri beini johannesen ger sovæl ja altso tað er sjálvand in góður spurningur um hvat hvar eta hoyrir heima og eg haldu vit hava tosað bæði í dag og øgiliga nógv síðani eg sjálv kom tingi um barsilsfarloyvi og ta skipanina og har hava vit hvørfólt nevnt tað t mann burdi tikið eina eftirmeting av allari skipani nú so komma tikið eittting sum etta her upp og so líkasum spurt um um tað er í barsils lógav hettar hoyrir heima ella vi sosialljóggávu meni eg haldi tað er ja og ferðmálin gongdin soer taer so haldi eg absolutt tað er summi djón nóls joensen eriniá at tað er ot væl a tí t tað eu kanska summi sum hava best fyri at tey fáa gongd við í dagligdagin beinan vegin tá tey koma út fyri tílíkt
takk fyri takk fyri tann næsti at røða verðurin djóni nolsøe joensen
ger so vælja takk fyri frú forkvinna ja og beini johannesen undanfarni røðara hevur akkurát verið ígjøgnum líkasum hetta uppskot til samtyktar um at seta í verksorgarfarloyvi til foreldur sum missa eitt barn áðrenn tað er myndugt og eg havi hug líka at taka í tráðin eitt sindur hetta her við ati tann partin sum hevur við hetta her at tað at missa tað er nógv gransking gjørd ella er í gongd eisini í danmark vit hava eitt tað sum kallast tað nationalur sorgsentir sum eg geri nógv burturúr tí kanst msi siga ett sindur taboiseraða evninum tað at missa og og avleiðingarnar av tí tað komi eg á inn aftur á um eina løtu eg hug at lesa eitt sindur um út frá mínum viðmerkingum til til uppskoti foreldur sum eru í tí vanlukkuligu støðu at barn teirra deir handfara støðuna ymiskt summi hava tørv á at sleppa skjótt aftur til arbeiðis meðan onnur ikki hava orkuna til tess og hava tørv á fráveru frá arbeiðsmarknaðinum soleiðis at tey kunnu vera heima og og syrgjað í eina tíð í dag kunnu foreldur sum missa eitt barn vera loftað á ymiskum skipanum so sum dagpeningaskipanini tey kunnu eisini verða vard av sáttmálan og lógum so sum starvsmannalógini ella lóg um almannatrygd og tænastur um tey annars uppfylla krøvini til uppihaldsveiting krøvini til at fáa fyribils uppijaldsveiting eftir lóg um almannatrygd og tænastur eru millum annað at hvørki viðkomandi sum søkir ella hjúnafelagin skal hava inntøku av týdningi ella eiga ogn av týdningim kann nýtast til at nøkta fíggjarliga tørvin men so fyri at verða loftaður av omanfyri loftað av omanfyri standandi fyriskipan so skal kommunulæknin fyrst og fremst ella meta um hvørs viðkomandi er so illa fyri at tað er grundarlag fyri sjúkramelding og í hesum sambandi er væl vild frá arbeiðsgevara eisini avgerandi tí eru tað sostatt ikki øll sum missa eitt barn ið hava rætt til fyribils uppjalsveiting um tey hava tørv á at fara av arbeiðsmarknaðinum at syrgja í eitt ávíst tíðarskeið verða tey sjúkramelda og fevnd av sáttmálum ella skipanum skulu tey til fleiri ymiskar stovnar útfylla fleiri skjøl og harafturat endurtakað mannagongdirna upp til fleiri ferðir um tørvir eru á at leingja fráveruna ø sum g nevndi eina viðmerking í áðni so hevi mann í danmarksorgarfarloyvi til foreldur um sum missa eitt barn sett í gildi fyrsta januar í einogtjúgu og ví hesum fingu øll foreldur sum fáa deyðfótt barn ella missað barn áðrenn tæe fylt átjan á rætt til fráveru av arbeiðsmarknaðinum í seksogtjúgu vikur við barnsilspeningi øh samanumtikið kannmann siga at endamálið við hesum uppskotinum er at tryggja foreldrun í føroyum somu rættindini soleiðis verður verður øllum foreldrum uttan mun til hjúnastøðu ella fíggjarstøð og annars tryggjað og rættir til sorgarfarloyvi í samband við miss av barnið sum er átjan ár ella yngri harafturat verður tað munandi smidligari og minni pappírsarbeiði hjá foreldrunum í einum tíðarskeiði sum frammanundan helst er merkt av sorg og manglandi orku øho til síðst øí tekstunum so vil eg vísa á at tað skal vera eins natúrligt at fara í sorgafloyvi tá vit missa eitt barn sum tað er at fara í barnsburðarfarloyvi tá ið vit fáa eitt barn øtað at missa tað uppliva vit øll menniskju so ella so gjøgnum eitt lív og tað er sum eg var inni á í áðni heta heri sentrin niðri sum ger nógv við við sorg og sum tað verður har verður granskað nok so nógv so kann tað í ringasta føri eisini føra til at tað verður teir katigorisera tað sum líkasum í tvey tey kalla tað tað tann natúrliga sorgargongdin og sum tann meira kompinseraða sorgartilgongd og eg havi hug at nevna eitt sindur burtur úr teirra grann
kingararbeiði við forkvinnurnar loyvi ger sovæltil tað fyrra har sum tað er natúrliga sorgargongdin so nevna tey at tann størsti parturin av teimum sum sita eftir tað eru sirka fýrs prosent uppliva eitt natúrligt lekjandi sorgaforløp ella gongd í ein natúrligum og lekjandi sorgargongd so mennir sorgin seg yvir tí endar oftast við at mann góðtekur missin og missin verður ein integreraður partur av lívinum hjá teimum ið eftirsita sorgreaktiónirnar kunnu vera sterkar og ógvusligar júst um tað mundið tá ið deyðsfallið er men minkar vanliga sum tíðin frá líð mann megnar at góðtaka skilja og tilpassa seg stóra missin sorgin forsvinnur ikki heilt men mann lærir at liva við henni soleiðis beskriva tey líkasum tann natúrliga sorgargongdina tá ið tað kemur til hini tjúgu prosentini sum tey kalla eg havi ikki nakar tað er meira tað verður kallað á donskum kompliseraðar tann komplinseraða sorgartilgongdin sorgargongdin tá tá nevna tey at í mun til ta natúrligu sorgargongdina sum eg nevndi í áðni so minka sorgarreaktiónnar ikki í hesum seinnapartin men blíva framhaldandi intensar og innvaliderandi tann ið eftir situr verður fastlastur í sorgini hetta hendir fyri umleið tíggju til tjúgu prosent av teimum í eftirsita í nøkrum førum útvikla symtomur upp á deperitión p ts d engist fysiskar líðingar og ella forlongdar sorgarlíðingar sum kunnu vara í áravís hetta kallaðu tey kompinseraðar sorgar

og tað er nettupp tá at tað blívur ein líðing at eg kann upplýsa eisini at tað í tvey túsund og tveyogtjúgu í næsta ár faktiskt kemur ein ein diagnosa sum áá á enskum verður verður kallað prowlongd gyftisorder og sum danska sunnueice dathaz dýrelsen ikki enn hevur almann kundgjørt danska heitið fyrin so hetta her er eitt kanskuk meg siga eitt

er tað er álvarsligt vistita ikki verður tann sorgin verður biðarbeitt ella sett í í í sistem so kann tað hava stórar fylgjur eisini seinni í tá ið tú skalt til arbeiðis ella vera burtur frá arbeiðsmarknaði langa tíð tá ið tú ikki fært yvirskot til at hugsavna teg um at tað at fara at vera sosialt saman við øðrum og annars verða aktivur á arbeiðsmarknaðin so er tað nøkur altso sum ongantíð koma út aftur á arbeiðsmarknaðin og tað verður eisini nevnt her at tað verður katigoriserað hetther við tað at missa ein ein hjúnafelaga ella tað at missa tað at missa børn so verða tað at missa børn er tað tann parturin av av fólki sum fáa tað allarringast seinni visti tað ikki verður behandlað ordiligt og tað er nakað av teimum niðurstøðunum sum tey koma til o í tey sum hava líkasum granskað og og í í gjøgnum tjúgu ár í hesum her tað at hvussu langt tað kann fara so so so tað heilsuliga ella ella tey sum hava hava ininnlit í í hetta her eisini in á læknafrøðina tað kann hava so mikið ógvusliga fylgir at tú kann blíva innvalvideraður tí er tað eisini nakað sumkanska ma siga byggir undir at hetta her tað verður nevnt eisini nógvastaðni at tað at fara yvir til ein sum hevur mist og líkasum spyrjað inn til er ikki nevnt fyri okkum menniskju vit halda okkum aftur á ymisum orsøkum og tí er tað bara tað at missa tað vi vit diragera øgiliga ymiskt og og og tí haldi eg tað skal vera soleiðisnar í lóggávu at vit hava tann møguleikan sum foreldur at kunna vera burturfrá uttan at hava kanska mskn siga uttan vhava lítað á valvild frá arbeiðsgevara men at tað er ein natúrligur partur av tí at at syrgja og í nógvum førum skal tað kanska ikki so lang tíð til áðrenn mann aftur er klárur og tað haldi eg vit skulu hava soleiðisnar í í lóggávuni at at tað mann kann fleksa eisini eitt sindur í at g og laga tað til føroysk viðurskiftir tí vit hava alt annað líka so er okkara samfelags skriva ett sindur øðrvísi saman inn í danmark so haldi g tað mann skal eisini hyggja eftir teimum vismann kemur har til at skula snikka eitt eitt uppskot til hetta at hyggja eftir at vit laga tað so nógv til føroysk viðurskiftir sum eyvirhøvur gjørligt tað haldi er

og ja so fyrimunir vansar við hesum tað eru tð eru altíð tað ru altíð nøkur ting men men men fyrimunirnir eru hvussu tað at vit kunnu kanska spara nógv í síðsta enda við at fáa hava fólk verandi á arbeiðsmarknaðinum at at vit ikki skulu betala nógvar pengar í í í sjúkrameldingum og hvørta sínum í seinna enda so so eittanastað er tað eisini ein partur av tí at hetta kann vera at mann mann sparir í hinum endanum vissi mann fær lofta hesum fólkunum foreldrunum serliga sum sum tað eisini verður nevnt er tann tann tør sta sorgin tað er jú at missa sítt sítt barn sum mann skal líkasum føra víðari í lívinum so lat meg hatta vera ta fyrstu orðini í hesum málunum takk fyri frú forkvina takk fyri
ein viðmerking frá johannes joensen ger so væl akfyri frú forkvina ja sorg er ein partur av lívinum men tað er ongantíðið meiningin at mann skal missa tir tínum børn tað má vera forferdiligt til barat spyrja gjónan nóls joensen um taða ikki er kundi verð en lættur hjá teimum at tey ikki skuldu hugsa um tey fíggjarligu viðurskiftini tá ið mann er í eini slíkari støðu

takk fyri og fyri viðmerkingina johondra joensen jú tað er nøtt upp tað at sum sum mann eisini hoyrir foreldur sum sum mann hevur tosað við um sum hava verið gjøgnum hesar prosessurnar attað tyngsta er ofta tað t skula fara og og hyggja eftir mman hevur ikki yvirskot tað kemur kanska í fimtu sætti røð at hugsa yvirhøvur um at fáa kompensera fyri pengar yvirhøvur at og og ov lønug hvørt á sýnuna so so tað er tá er mann man eg faktiskt man er lammaður tað ta tíðina ella mann er innvalderandi áogug vissi tað ikki vissi tað ikki at mann stendur í boði at fáa hjálp í tí tíðarskeiðini men so so kann tað í ringasta førum og tereta so blíva so grelt at so so akkurát tann peningalig og alt tað umsitingarliga tíð hevði tað verið øgiliga vist tað líka sum lá í lóggávuni at tað var ein bara ein ein rættur sum sum sum nógvur aðrar rættir mann hevur so slapp mann frá at hugsa um tað og líka sum hevði ikki skula brúkt nógva tíð og orku upp á
ja tann part takk fyri fyri forskot takk fyri tann næsti at røða verður jóhan dahl
ger sovælja takk fyri frú forkvina hetta er eitt uppskot frá gjónan nols joensen um at seta í verk sorgar farloyvi til foreldur sum missir barn áðrenntð myndist eg haldi het tað er eitt eitt gott eitt gott uppskot tí at eg trúgvi tey sum kenna til at hava børn sum bæði sjúk ella illa sjúk og eru burtur frá sínum kæri og arbeiðsmarknaði og liva í í eina truplari tíð og sum kanska tda missa barnið tey tey havaeieina øgilga stóra avbjóðing at koma víðari í lívinum og hetta her haldi eg uppskotið er eitt av teimum sum vildi viðvirka til ati mann hvussur fekk ta neyðugu tíðina uttan at spekulera upp á at mnn manglar pengar ella hevur trupulleikar av til at klára hvørjum svítt og mann fekk frið til at líkasum fáa ta neyðugu viðgerðina og ta neyðuguu umsorganina og tað neyðuga friðin kanska eisini til at biarbeiða sína sína sorg tá ið tú hevur mista eitt barn sum eg má vera heilst forfertiligt fyri eittvørt foreldur at uppliva ha tað verður sagt í uppskotnm her at tað eri í dag ymiskar skipanir sum lofta á ymiskan hátt tá ið mann kemur í ufti enn seina slíka støðu og har ímillum hevu mann hesa dagpendingarskipanina og mann er eisini vardir sáttmánalógina í sátmánnalógini og lógin almannatrygd tænastur men útreski krevja sjávandi eisini tað at fyri tað fyrsta at tú einki eigur at tú ikki hevur nakað nakað nakar pengar so kanst tú fáa fáalmannaveiting og so skalt tú eisini fyri at kunna blíva tykinbetrakning við slíkum skipanim so kanst ghava eina læknaváttan sum sumkortleggur tínar støðu og um tú hevur tørv á hesum her meðan annars visu man hyggur eftir londunu undan umygum so hevur mann í danmark til dømis sum tað verðnevnt í upsotinm eisini frá fyrsta í januar í ár gjørt eina lóg um sorgarfarloyvi har ið foreldur sum hava mist børnini upp til átjan ár hava rætt til fráviru í arbeiðsmarnaðinum í seksogtjúgu vikur við barnsils peningi eg haldi ikki mann skal kalla ta barsils pening eg haldi eg man eita kalla te nakað heilt annað visti r tað mann vil bleiv samdur um at gera sumi tað vera ein ella einaforman fyri fyri hjálp til til til til til til til tað sum málið snýr seg um at koma burtur úr sorg ella e truplara støðu og eg má siga tað at eg haldi sjálvur at okur eiga í føroyum tðtae ðtað eru tíbetri fá børn í føroyum esum doyggja um ári tær eru í miðan enna seks børn sum tær verða tylgiligir sum sum av einaligari orsøk doyggja per ár og eg haldi ikki tað vildi skatta okum sum politikarar og sum løgting um okur tryggjaðu tað at hesi menniskjuni sum komu út vir hesir sorgini og óluppkune at missa barn fáa eina slíka skipan sum ger tað at tey hvussu er í at óstíðar skeið kunna fáa við sær fyri at tey ikki bjðast at hugsaso nógv um annaðin bara seg sjálvan og og sínum nærmastu fyri at kunna koma burturúr sínir aftur ella koma upp undan aftur aftur í allar mátar sjálvt um tað sigda er trupult so eg skal í hvussur geva hesum málinu eina góða viðgerð í vinnunevndini har tað kemurtakk fyri frú forkvina

takfyri frú forkvinna ja tað er gleðilig at hoyra at jóhandal er positivirviður fyri hesum uppskotinum tí tann partin sum johandal leggur tá ið hann byrjaði sína talu hett her við at tað er eisini nú er hetta uppskotið bara ella ella bara tað er tey sum har har sum børnini doyggja men vit skulu eisini minnast til tað er ein bólkur eisini sum har børn kanska eru sjúk yvir longri tíð í í tí lang periotu har foreldrini skulu kanska reisa til danmarkhar kanska fleiri ferð um árið og eru burtur frá í langa tíð og og bæði missa sambandi við við arbeiðsplássi so so tað er øgiliga og eisini børn sum fara í viðgerð í yvir longri tíð a so so tað er eisini ein partur av hesum men menni so her eru kanska fleiri vinklar í nevndini mann kann fáa inn at kanna nærri so so mendi gleðiligt at at tað verðurtikið væl ímóti hesum og at tað verður tikið virðiligt upp
eisini í ílagtingini takk fyri harforkuna
jóhandal ger sovælja takk fyri frú forkvina ja eg haldi sjálvur tí at hetta hetta er heta er eitt áhugavert og og og og viktigt mál at viðgera tí at eg okur hava eina rúgvu av menniskjum sum sum hava børn sum eru sera illa fyrir altso er sjúkruhøpi har tú má vera uttanlanda sum tú nevnir í í mánavís og kanska ár hær familjaner púrasta hjálpast leys kal mann siga tí at eg kanska mína bið foreldrini við og tey hava kanska umstøður sum ikki loyva boðina vela við so eg haldi taðhev veri øiga gott um mann hugdi upp á skipanina soleiðis at eg veit at mann í dag kann kann tryggja gott nokk i partløn ti til til annan sum sum sum fer avstað viðeinum barni men at mann syrgir fyri tí at tá ið fólk koma í eina sovorðna støðu sum eru jú púrasta ekstrem ikki velja sleppa fjall men kunna tryggjast soleðis at tey kunnu fungera í ta tíðina sum eitt eineinsovorðnum periotaspaning stendur uppá
ó takk fyri frú forkvinna
takk fyri edva jacobsen ger sovæltakk fyri frú forkvinna vit hava tosað nok so nógv um tað eisini bæði sambandsflokkinum og í samgonguni um um ymiskt sum vit føla sum manglar inn á barsiskipanin eg haldi taðer virkliga týdningarmikið veigjarlíksman fær gjørt akkurát hetta her málið men at vit viti viðgera tað væl og virðiliga við tí serositetið sum tað er uppborið tí at mann mann kennir støður hvar ið ið foreldur missa børn bæði sum pikklítil og eisini sum hálvvaksin hvussu hvussu hart tað tekur upp á eina familju og hvussu nógv tey eru vekka á arbeiðsmarknaðinum og so prøvar teg at byrja aftur kanska hálva tíð seksogtjúgu vikur stendur her ta van eisi gott vera at tað var tóð dupult at bara hálvur dagur soleiðis at tey við teirrara tempu kundu komið fyri seg aftur summi hava gott at fara út beinan veg summi klára segt ikki í dag og mugu bíða eitt sindur men at tey vita at hatta netverkið er og tað lætti seg gera vildi eg trú kn kundi hjálpt ótrúliga væl upp á ta støðuna tey eru í so at

jóhandal ger sovælja tak fyri frú forkvina ja egeri púra samdur við edevur jacobsen gjøgnum forkvinnuna at hetta er eftir álvarsligt at mnn eigur at viðgera ta við við tí álvara sum sum tað er goou kanska endurskoða nøkur ting her og finna útav hvussu mann frægast kann kann gera umstøðurnar hjá slíkummenniskjum sum koma hesa støðuna betri enn enn enn tað er í dag ikki tí eg sigi ikki at tað eri ringt í dag men ma kann mnn kan altíð gera tingin betri og er tað ting sum treingjar til at blíva dagførd elat rættari til so haldi eg mann politisktaeigur athygja upp á tað og finna útav um ikki oku kunna vera við til at hjálpa um og fáa tingini at fungera soleiðst sum sum mann ynskir
takk fyri forføgnina takk fyri tann næsta røða verður ingolf sólheim olsen
gersovælja takk fyri frú forkvinna ja eitt uppskot hjá gjónan nols joensen umrforeldur og haldi sum flestu røðararnir hava víst og sagt her so er hetta her eittsympatiskt uppskot sum eg trúgvi at tað verður vera fá sum hava sum kunnu verið ímóti í øllum førum prinsippinum tað kundi vera teknisk ymiskir tekniskir mátar at gera uppá um tað skal vera um tað skal vera barnsilsskipanin ella hvør er tá mann tosar um upp átjan ára aldur so er tað sjálvandi kanska kann tað virka eitt sindur øvugt at at tosa um barsil men tað er ikki tað sum skal eigra avgerð umhettaher málið fari væl vild tað er prinsippi í tí at foreldur sum verða rakt av sorg tí at tey missa eitt barn at tey skulu hava ta tíðina sum er neyðug at koma tila arbeiða við sisorgini sorg er eitti er ein øgiliga sterkt kensla eitteisini eitt eitt hugtak sum nógv hava hava meining um og tað er ofta øgiliga ringt t at at hava eina meining um tí at hon er so ræðuliga indirvitubell sorgin hjá fólki sum sum missa og eitt sum eg haldi allarflestu eru samd um tað er tað at tíðin er øgiliga avgerandi at tú hevur tíð til sorgina óansæ hvussu summi velja atfara at arbeiða beinanvegin ov nógv og otað kann gott vera gott fyri summi men ofta kann tað vera at reatiónirnar koma nógv seinni og onkuntíð kann mann eisini koma til ta niðurstøðu at tað var skeivt tað sum vann gjørdi at tað at fara at arbeiða av grimd fyri at líka sum sløkkja eina sovorði tað kann eg umseta pínuna tað kann eisini gera gera seináðrennverri kann mann siga so tað eru øga nógvar meiningar um heta her tí havi eg altíð hildið sjálvur ta sigl an iki leiðin at eghavi sjálvur verið í ein sovnar prosess at tað er so øgiliga viktigt við hesi upphygingini at mann eisini seint aftan á eina hending kann leita sær ta hjálpina sum er neyðug millum annað sálarfrøði og tað tað er eisini í eina góðari skipan nú hvussu er í føroyum eg veit ikki akkurát hvussu tað er broytt síðani í danmarkhar egblu í hálvfemsunum men hetta her við at mann seint aftan á ein ein ein hending kann kannfáa ókeypis hjálp er er øgiliga viktigt eisini tí at tíðin hevur so øli naka at siga men eg haldi sjálvur at hett her eitt øiliga gott uppskot hjá gjóna nols joensen og eg vóni at nú fer heta her í vinnunevndina tí hetta er barlusskipanin men eg vóni at tað verður tað fær eina góða viðgerð og sama um mann at mann heldur at ikki er barsisskipanir sum eigur at lofta hesum her at mann som í øllum førum finnur út av at onkur annar lofta tí tí at eg haldi absolutt at vit skulu í føroyum kunna bjóða foreldrum at fara í farloyvi at vera við sínum sorg og kanska antintá ella seinni so eisini fáa ta hjálp ikki bara sum eitt ískoyti sum tað er í dag men kanska fult betalt tað sálarfrøði hjálp sum kann vera neyðug hjá nógvum tað er ikki øll sum hava ráð til sálarfrøði ikki góð ráð til í øllum førum sjálvt um ter fáa itta ískoyti hjá summum kann tað verða avgerandi at fáa tað betalt fult út tað er so øgiliga viktigt at mann leitar sær tæ hjálp sum kann vera tøk í hvørjum førum tí tað kann fáa sær ræðuliga álvarsliga fyrriger seinni vilt mann ikki leitar sær ta há
takk fyri takk fyri
ein viðmerking frá annika olsen ger so væl ja takk fyri frú forkvinna ja eg hugsi ikki at nakar er ósamdur í hesum uppskotinum ati okur eiga at standa saman um at fáa broytt barnsils skipanina soleiðis at hon rúmar foreldrum sum eisini missa teirra børn men eg kundi hugsað mær at spurt ingolshólmhaimb olsen um um hann tekur undir við tí mann kanska kann hava ein ávísan fleksibilitet í skipanini tí tað kann gott vera at mann ikki er ordiliga klárur til tað beinanvegin tá ið tað hendir at mann kanska fer út á arbeiðsmarknaðin fyri at beita sorgina men so kemur tað kanska afturum aftur eina tíð aftaná at mann kann hava eina ávísan fleksibilitet og skipani soleiðs tá mann er klárur til hesa sorgar br ber bitilsu at mann at mann hevur
tað inni í skipanini eisini
ingofsólvin olsen gersæja takk fyri frú frú forkvina ja eg haldi tað er avgerandi at sigur tann fleksipiliteturin er tí tað nættupt sum eg eisini segði at tað er tað kann vísa so grá nógv seinni hvat hvat í árini er av hesumsorgini altso tað kann vera tað kann tað kann kanska vera tjúgu ár aftan á mann hei misti ett barn at attrupulleikarnir at álvaru at vísa seg so eg haldi slet iki at tað skal vera nøkur tíðaravmarking fyri at fáa særat hjálpa
ella fáa tað fórði takk fyri
gjóni nolsø joensen gersæfrúr forkvinna ja heta er áhugaverdur vinkol sum sum ingolssólm og olsen er inni á hetta er nettupp at mann kann kanska hava tann fleksibilitetin inni sum sigur at mann kann hava ta hjálpina kanska ááá seinni týspunkt í sum eg nevndi eisini mínari røðu so tað tað tað líkasum sum fyriliggur av av materiali og gransking nú bendir á tað at tað eru tað er nakað sum visti man ikki bjarðbeiðir tað í í tíðliga árum ella beinanvegin nokk so tíðliga at so kemur tað buldrandi seinni lívinum ø og og mann hoyrir tað er kanska og tað er kanska meiraógitingarplanumenn men kanska ein ein formur fyri dmens kann útloysast av manglandi ella at mann ikki hevur bi arbeiðs sorgina tíðliga í lívinum ø og tað fer víðari gransking eisini at at at kanska staðfesta at at tað er ein ein ein viktigur partur av tí sotíðliginsa
eisini har takk fyri fráskýringina
ólhoyn olsengersvæja takk ja akkurát altso eg haldi tað r tað júst at tíðin er so øgiliga at at mann fær tíðina til hetta her og so er ta eð tað næstan at vera líkamikið nær mann fær hana tað týdningarmikla er at mann fær hana tí at eghaldi eisiniser øira viktigt at skilja í millum tí at tað tað verður eisini sagt eisini av av av av vísindunum at mann manskal eisini ansa eftir at mann ikki institutionaliserar sorg altso sorg er jú eisinieinatúrigur partur av okkara lívi og og og tað skal knna mn men tú skalt hava tíð til tað tað tað er so øgiliga lætt kanska bara at velja at fara til verka og arbeiða ein vissan likavspart úr sær fyri líkasum at sakkja sorgina og tað er ofta tað mann hevur tenn destu til at gera beint aftan á at mann er raktur á sorg og so vísir tað seg nøkur ár seinni at tað kókar yvir tað heila og so er kanska ov seint ella men tá er eingin

ger so væl takk fyri vit viðgera eitt uppskot til samtyktar frá djóna nólsu joensen um at seta í verk eitt sorgfarloyvi til foreldur sum missa barn áðrenn tað fyllir átjan ár barnið altso eg trúgvi vit eru samd um at tað nokk tað allarsvárasta ið kann henda okkum her í verðini er at missa eitt barn og at tað sjálvandi er ein ein heilt øgiliga serlig støða og og tíðin rundanum tað og eg haldi avgjørt at vit eiga politiskt at hyggja at kunnu vit gera nakað ja eg veit ikki um tað er rætt at siga at gera tað lættari tað ber tað ber allarhelst ikki til men at mann kann skapa nakrar rammur so at mann ið hvussu er sleppur frá at hugsa um nøkur praktisk ting í einari fasi í lívinum har sum mann hevur øgiliga lítið yvirskot so eg haldi at í juganspunktunum so haldi eg hetta er eitt gott uppskot eg haldi viðgerðin hevur verið áhugaverd eg fylgi gott hesum her spurninginum um tað er rætt at líkasum standardisera tað altso at líkasum missir tú eitt barn so er tað seksogtjúgu vikur tú fært frí er er er veruleikin soleiðis er tað ikki øgiliga ymiskt nær ið tú hevur brúk fyri tí hvussu leingi og er vansin við einum sovorðnum standar tilboðið sum er gott í sær sjálvum at tú kanska eg hugsi í samband við eini sjúkramelding so er tað allíkavæl soleiðis at tú hevur eitt tilknýti til ein lækna sum metir um hvussu tú ert fyrði og og verður tú sleptur upp á fjall í størri mun visti tú bara fært í gásareygum eitt standard farloyvi so eg trúgvi tað er sovorðnur ting mann skal hyggja nærri at og sjálvandi mann hevur roynt hatta aðrastaðni hóast eg nýtt eitt nú í danmark so kann mann eisini kanna hvat fyri royndir mann hevur har og eisini alla tíðina viðvíkjandi hvussu mann hevur tað við sálarligari heilsu og hvussu mann reagerar sálarliga í djúpum kreppum tað er eisini nakað sum vit sum sum verður granskað og sum vit vita meira um meira um alla tíðina so hóast vit velja hesa loysna nú so er tað ikki víst at tað skal vera soleiðis í allar ævir tað kann eisini vera mann skal gera tilboðið meira fleksibult tá ið mann fær meiri royndir við einum slíkum tilboði seks børn um árið doyggja í miðal tað eg var faktiskt eitt sindur ovfarin av tí tað eg hevði væntað tað tað lægri øso tað kemur ikki at belasta barsilsgrunni tað tað ger tað ikki fíggjarliga hinvegin eg haldi eg at tað er ein nokk so prinsipiellur spurningur tað hevur verið uppi at venda javnan um mann ikki skal brúka barsilsgrunnin meira sosialt soleiðis at tað ikki sum nú er beinleiðis samband við um tú rindar inn í barsassgránnin í mun til hvat eg ført út tað haldi eg eisini er øgiliga prinsipielt og eg haldi vit skulu hugsa okkum væl um áðrenn vit líkasum lata dyrnar upp í barsilsgrunninum tí at vandin er at tað verður brúkt til alt møguligt tá ið pengar annars mangla í aðrastaðni so akkurát tað í uppskotinum eri eg nokk so skeptisk í mun til men eg haldi saktans mann kann gera eina skipan sum liggur uttanfyri barsilsgrunnin eg haldi at endamálið við uppskotinum er sera gott og eg haldi at tað eigur at fáa eina
ja viðgerð frameftir takk fyri
takk fyri gjóni nols joensen ger sovæl takk fyri frú forkvinna og til ruttvang eisini altíð áhugavert at hoyra hugleiðingar frá ruttvang um hvussu vit líkasum lóggeva tí hetta er nemliga eisini eitt sovort kasku meg siga eitt evni sum er kanska eitt sindur ringt at lóggeva akkurát um ella soleiðirnar men og nettupp tað sum ruttvang er iniá á byrjan av røðuni hefti her frá at tað sum vit hoyra foreldur líkasum ofta sum eru í tí prosessuni tað er at sleppa frá tí øllum tí praktiska sum fyllir rættiliga nógv ella er rundan um at søkja og sum er ein sórur partur av av tí og og tí tí droppa foreldur oftaóg ella nógv fólk ofta bara ta tann partin øog og og men eisini tað er áhugavert eisini tað sum verður nevnt um at mann kann hava fleksibult sum endilia ikki endliga pljøvis at vera í barskuli men kann gera eina fleksibla skipan uttanfyri og evintú a ein kanska eisini eina royndar royndarskipan av onkrum slag kundi eisini verið og kanska kemur
tað framleiðisni í nevndararbeiðinum takk fyri fyri forskotinum
ger so væl ja óivað kann mann gera tað upp á ymiskar mátar men eg haldi ikki tað skal steðga tí at mann ger eina skipan í heila tikið at fyri tað at mann ikki fær tí allar allarbesta optimalu skipanir frá byrja við so kann mann byrja við onkrum og so kann mann menna hana í takt við at mann ger sær
var nakrar royndir á økinum takk fyri
takk fyri edva jacobsen ger sovæl takk fyri frú forkvinna tá ið tá ið tú kemur í í eina djúpa sorg tí tú má missir eitt barn meðan mann gingið við tí illa innan fyri nøkur ár so er tað kanska ofta sorgin hevur ofta ikki sína sína klokkutíð ella síni datu tað kann gott vera tú tú gingið eitt barn nú glettur til hetta her og ú missir tú barnið og so situr tú tú skalt seksokjou viku árlóg her og nú tað kann gott vera tað at tað tað gongur individvelt hvussu fólk eru fyri og hevði man so sagt at mann hevði rætt mann hevði nøkur rættindir upp á seksogtjúgu vikur men men mann møguligt kundi fara roynt at fara út og so visti mann tað at gonguda ikki so kann eg taka ein mánað afturat hvar eg kann verða heima og tíhjá summum er øliga góðan nógvan týdning skjótt at fáa kontakt í arbeiðsmarknaðin aftur eisini eisini fyri at men men at mann kundi kanska deilt tðit líta sindur upp bara tað at mann kann mann veita at mann hevður møguleika til at verasindu burturfrá arbeiðsmarknaðin uttan at

ruttvang gersovæltakk fyri ja eg trúgvi eisini við sum menniskju eru ymisk at tann isolatiónin sum liggur í tí at vera heima frá arbeiði fyri nøkur kanska enntá kann upplivast sum ein byrða so tað tað trúgvi eg eisini mann skal taka atlit til og so eisini altso vissi mann skal sammeta til dømis við sjúkramelding fyri vanliga strongd so vísa royndirna jú nú at hetta við at fólk eru púra vekk frá arbeiðsmarknaðinum er kanska ikkitað allarbesta men at mann kanska hevur eitt tilknýta har sum mann er til arbeiðis tað sum mann megnar men hevur rættin at fara frá tá ið mann hevur tørv á tí tað kundi eisini verið ein sovorðin meira smidlig loysn mann kundi roynt eg trúgvi at tað er ikki standard sum vit reagera í sovorðnum støðum og tí skal tilboðið kanska heldur ikki vera púra
standard takk fyri takk helgi abrahamsen landsstýrismaður læstrarøða ger so væl
so hendir tað tíverri so hendir tað onkuntíð at foreldur missa eitt barn og eisini onkur fleiri børn tað er sjávandi ein trupul støða koma í og sjálvandi skal mann royna at hjálpa so væl sum mann kann í srði sovorðar truplari støðu men tað ett sindur ymiskt hvussu fólk eru fyri í eini sovorði støðu tað er eitt sindur ymiskt hvat tey hava tørv á fyri onkran kann tað vera øgiliga umráðandi at sleppa burtur frá arbeiðsplássinum er eina tíð og koma fyri seg aftur onkur annar kanska er akkurát øvugt at tey skulu helst ikki fara heim men skulu kanska nettupp vera til arbeiðis so skjótt sum møguligt tí vit eru ymisk og taðe eitt sindur ymiskt hvussu hvussu vit reargera u sovoriga støða eg haldi ingabs sólin olsen lýsti tað rættiliga væl og tað er soleiðisnar við hesum her líka sum vit viðgjørdu barsisskipanina fyri eina løtu síðani har nógv førdu fram at so leingi sum vit bara hava eina felags kvotu so fara pápanor ikki í farloyvi men tá ið tað erum pápakvota so fara allir og og kanska eru tað eitt sindur við hesum her eisini og eg ræðist eit lítið sindur tann tankan at sjálvt um onkur hevur kanska betri av av ati fara til arbeiði sum skjótast fáa tey eitt standardtilboð sum sigur at nú fá teð á farloyvi so far tey í farloyvi sjálvt um hitt kanska var tann betra loysnin í teirrara føri tí eri ei lítiðsindur skeptiskur fyri at fyri at akralisera generalisera tað at mann sigur at øll skulu fara í farloyvi í hesavorði støðu tí at eg eri slekki sikkur í at tað er tað rætta loysnin fyri øll vit hava skipanir so loftað tá ið deyðin rakar og og í hesum førunum ta barnið fyri fólk vit hava til dømis starvsmálalógina vit hava sáttmála á arbeiðsmarknaðinum vit hava sjúkrapeningarlógina sum tryggjar sjúkradagpeningar til teirra sum ikki hava rætt løn í orsakað av sjúku og tað sum eg v serliga haldi tað er tað at tað kann vera fyrimunur um fólk st koma ikki støðuna fara til ein lækna sum so metir um teirra støðu og sum kann sjúkramelda tey um tað er rætta loysnin og ikki sjúkramelda tey um tað er skeiva loysni tað itt sindur har eg eri og læknin kanst tú sjálvandi eisini beina tað víðari til ein sálarlækna vist teger tað sum tey hava mest tørv á ein spurningur sum sjálvandi eisini kemur fram tað er hetta her at nú setur mann aldursmark til átjan ár og sjálvandi eg skilji væl hví mann setar tað markið tað er spurningur n um myndi ella ikki myndigur so so kann man altí diskutera hvør er hvat er tyngri at missa eitt barn sum er seytjan ára ella sum er átjan ár altso tað er hví skal mann fara í farloyvi tá ið barnið e seytjan og ikki stentur átjan hog tað tað blívur so ein sovorður spurningur hvar hvar setir mann markin tú kanst eisini missa makan ella onkur annan og og tað kannvera líka tungt og hví skal mann s ikki hava rætt til sama tað sama sumu hjálpina tá hvør skal fáa hvørt skal iki a fáa tað er tað ein ein ein ein spurningur øog so so verður sagt víð viðmerkinu att uppskotið at vist barnið doyra í móðurlívið ella deyðført so so fáa foreldrini sama rætt sum um at barnið er ella sum tá ið barnið er livandi a tað er nakað sum verður praktiserað men tað er ikki í rætti sambært lógini at lógin kevur ikki rætt til tað í barsilslógini har skal er tað ein treyt fyri at fáa barsisgjald at tú ert saman við barninum tað vil siga at deyðføtt barn har livið tað ikki upp til tað men líka praktisera mann tað tí mann heldur tað vera rætt og og og vit vit tosa eit sindur um at at fáa fáa broytt hat ta har tí at tí at tað er deyðin er sum hann er og ta er ta er altíð nakað mann skal hugsa um altso hvat hvussu ger mann í somjum førum øso er hetta her at mann mann tað verður nevnt um at brúka barsilsskipanina altso eg haldi ikki at tað er sonógvar samanhangur millum at fáa eitt barn og at missa eitt barn at at bæði syngikunuver í somu skipan eg haldi ikki at barsilsskipanin akkurát er altso barsisskipanin er eitt arbeiðsmarknaðar skipan sum er serliga gjørd til akkurát tað at tú fært eitt barn við tí endamáli tú iki skann missa inntøku tá ið tú fært eitt barn og tí haldi tað rakar eitt sindur við síðuna av at brúka tað til akkurát hettar eg haldi atta er kanska e meira úk spurningur mína sosiala skipan sjálvt um sjálvt um mann kann spyrja um um um taikki eg sæð mi málbólkur ella ja innan fyri sama øki men eg má siga tað at jú eg skilji uppskotsstillaran og og eg eg hell bara eitt sindur meira til tað at at tað skal vera læknarligur meting heldur enn generell skipan sum avger um um ein endarisorskipan men sjálvandi eri eg uppi fyri at viðgera hetta uppskotið og og og og kanska kanna nærri um tað um tað kanska eisini finna um tað kanska kundi bert til at funnið eina millum loysn sum sum sumsum kanska onkur nevni hetta her at kanska fyrsta fyrsta tíðin hjá øllum er er at her tú bæði skal stríðast við kanska við barnið sjúkt og so doyri tað so skalt tú samtíðist ikki og og og finni útav altso sosialum skipanum og og og og øðrum kanska skuldi mann gjørt okkurt sum sum gjørdi ta skipanina lættari og so aftan var á stutta tíð so so kontaktar etir lænar ella okkurt tann tann tann stíl so eg eri opin fyri fyri at viðgera hetta her og og og finna tað um vit kanska kunnu finna okkurt men men sum útgangsstøði so helli eg meira til at at tað verður ein indervetuell vurdering av lækna heldur enn at mann hevur eina eina yvirskipaða
skipan takk fyri
takk fyri djóni nolsø joensen ger so væl ja takk fyri frú forkvina og takk til lanstýrsmannin fyri at vera ja eitt sindur positiva í mun til uppskotið tað er altíð gott at hoyra at vit kunnu líkasum kanska eisini koma í longri í prosessuni við at blíva eitt sindur samdur um hvussu vit vit gera akkurá hetta tí at t er nevntu tað hevur nent ugt verið eisini ivamálið í í mun til hetta uppskotið at um mann skal hava tað í í barsilsskipanini ela ikki ømen men men men tað ernokk so áhugavert tí at fyrr í dag so hava vit kjakast um hett her við at foreldur skulu hava næstan frítt at velja ímillum hvør hvør verður heima hvørja sínum men men akkur í hesum uppskotinum so so skal tað vera so ella eigur tað vera soleiðisnar at tað tað skal vera soleiðsnar at at mann kann velja tí hetta heta erikki nakað sum tey skulu í hesum uppskotinum tey skulu ikki vera heima og og syrgja men at møguleikin er har í lógini tað er tað sum nógv foreldur sakna at uttan at skula til sum sum landstýrismaða eisini nevnir kommunulægn og alt tað tað umstendiliga at sleppa undan tí eittannað stað er

ynstýrsmaðurin gersvæja frú forkvina eg eg skilji væl uppskotstillaran eg skilji væl hasar tankarnar og og eg eri slettikki so ósamd tí eg sigi bara tað at tá ið tá ið tú hevur tann møguleikan at tú kanst so brúka tú møguleikan og tað sum er eitt sindur ræðist eitt sindur tað er tað sjálvt fólk sum kanska ikki kanska hav tú havt best av at fara til arbeiðis beinanvegin tey kona eisini at brúka hann tí helli er meira til tað at mann mann hevur tan læknaliga meting sum mann sær hvør er støðan hjá hesum persónunum om mann skal fara í ettr farloyvi ella ikki men eg eri púra opin fyri at vit viðgera hatta har nærri og og vita kunnu vit finna eina læruskipan tí at sjálvandi er tað ein trupulleiki tá ið eitt barn taðeigur at mann so eisini skal liggja og marera við almennum myndugleikan og finnur tav hvør rættindi og alt hetta her tað er ikki akkurát tað rætta støða til til at leita í pappírnum akkurát tann støðan so so eg
eri fult við upp á at vit vit fara at viðgjóta hennara takk fyri takk fyri tann næsta røða
sver jóhannus joensengersovæl takk fyri frú forkvina ja til viðgerðaruppskot og frá djónnáls joensen javnasøku manni mannkann siga vegna javnaðarflokkin vit taka fullstendiliga undir he við hesum her sjálvandi gevur tað hetta er eitt uppskot sum er tiltyktar um at seta í verk sorgarfarloyvi til foreldur sum missa eitt barn áðrenn tað e myndigt og heta er eini lóg sum er setti gildi í danmark og uppskotsetarin ynskir at fáa eina seta gildi eisini í føroyum eg sjálvandi er tað viktigt at tá mann kemur eina slíka støðu at mann hevur møguleika fyri at fáa ein lógartryggjarin rætt til at syrgja og tí taka vitundirvið hesum uppskotinum tað ersjálvandi skulu vit gera eina føroyska lóg til føroysk viðurskiftir men vit kunnu sjávandi nýta leistin sum danir brúka foreldur sum missa børn sum undir átjan ár tað er ein øgilig sorg øgiligi pínuna sum mann bara kann ímynda sær tá mann ikki hevur roynt tað sjálvur og tí er tað gevurtað onga meining at mann skal hugsa um inntøkumiss og fíggjarlig viðurskiftir í eini slíkari støðu vit halda tað attað er ruddligt at hava eina greiða og góða og loysn eina lóg sum lógartryggjar rættin at mann kann syrgja eitt ávíst tíðarskeið og tað kann vera fleksibilitetur í tí soleiðis er eftir tørvinum hjá teimum einstøku foreldrunum ella avvarandi fyrr í tíðini tá var tað rættiliga nógv vanligari at missa børn enn ter í dag eg kenni bæði abbar og ommurnar hjá mær hava øll mist systkin og onkur avteimum mist børnini eisini og eg kenni eisini fleiri sum hava mist síni nærmastu børnini o tað má vera ein øgiliga keðilig ella ræðulig kensla og í dag missa tíbetur ikki so nógv síni børn men tað eru fleiri allíkavæl her stendur umleið seks um ári og tað er seks for nógv kann mann siga sum koma út fyri hesum her ræðuleikanum og hendan eina óhugnaliga støðu at hon skapar nógva sorg og nógvan sakn og tað var onkur sum var inni á tí her at mann eisini burdi havt eina sálarliga fyrstuhjálp tí tað er ein kreppustøða um eg veit eitt sindur um skúlaviðurskiftir og eg veit at skúlar til dømis og barnagarðir hava tilbúgvingartil dømis til børnini hjá hesum avvarandi tí ofta er tað familjur og tað er sjálvandi foreldrini eru ein partur men børn systkin ern annarpartur sum eisini má má taka hond um og onnur í familjuni so tað er tað rakar ikki bara foreldrini tað rakar alla familjuna og eisini systkini og tí má man han sjávandi ennskoða alla tíðina hesa sálarigu fyrstuhjálpina sum mann til dømis kann bjóða í skúlunum og barnagørðum til børnini hetta er eitt gott uppskot sum eg vóni at landstýrismaðurin tekur til eftirtektar og farn eina skipan sum so vit eru í somu støðu sum tey eru niðri í danmark tí eg haldi at at henda skipanin við at hava ein lógartiginan rætt er øgiliga góð og gevur foreldrunum møguleikar til at sleppa frá at hugsa um hvat og hvussu tey skulu fyri halda seg fíggjarliga tá tey koma í eina so ræðuliga støðu so eg vóni at landstýrismaðurin tekur undir við uppskotunum og at vit fáa eitt samt løgting til at taka undir

ja hetta her er so eitt uppskot frá djóna nólsu joensen um at vðaita foreldrum sum missa teirra børn áðrenn tað er vorðið myndut ella eitt av teirra børnum han tar verður vorðin myndut sorgarfarloyvi og lat meg siga beinanvegin at eg taki fult undir við hesum uppskotunum eg haldi hetta her er eitt ógvuliga menniskjasligt uppskot og tað eigur at vera ein breið semja í løgtinginum um at lofta teimum foreldrum sum koma út ja kanska fyri teirra allarstørstu sorg o lívunum at missa barn teirra mann plagar at siga at deyðin er eitt eksistensielt vilkor fyrr ella seinni skal mann ígjøgnum tað men tá mann skal ígjøgnum dag fór tíðliga tá verður tað ein ræðuleiki og eitt forferdligt ein forferdilig sorg hjá foreldrunum at koma ígjøgnum og eg ørminnist í hvørfal at tað var ein mamma í sjónvarpinum sum greiddi frá hvussu trupult tað var fyri hana at skula stríðast við tað almenna og skuldu standa til svart yvir fyri sínum arbeiðsgevara hava ringa samvitsku tí at hon ikki kom til arbeiðis og ikki var nóg nærverandi og ikki varð uppløgd til at vera til arbeiðis tí at hon hevði mist sítt barn og tí haldi hetta uppskotið er so øgiligani gott at mann ikki skal stríðast við tað almenna sjálvt um okur hava skipanir dagpeningarskipan og aðrar skipanir sum sum kunnu lofta men tá skalt tú inn og leggja teg skervflatan og argumentera fyri at tú hevur altso brúk fyri hesum og tú ert sjúkur ella koma við onkra aðrari forkláring tað eigur slett ikki at koma har til at mann skal inn og grundgeva og leggja seg á knæ fyri tí almenna tí mann hevur tørv á at fáa hjálp og at fáa tíð til at ber barda sína sorg talan er ja sambært uppskotinum um áleið seks børn u miðal um ári síðan tvey túsund og ellivu sum eru deyð so barsisskipanin tolir væl og virðiligani at rúma hesum foreldrunum sum koma í hesa støðuna og eg eri samd við teimum sum siga tað at tað er kanska eitt sindur óheppi at kalla tað fyri barsils farloyvi men at mann fær at mann fær hf eina heilt greiða áseting í barsilslógini sum sum er dekkandi fyri ta støðuna sum hesi foreldrini komu í eg haldi tað er viktigt nú veit eg ikki um landsstýrismaðurin vil hava tað skal vera í barsilsskipanini men men eg haldi tað er øgiligani umráðandi at mann fer í hvørnfal tryggja lóggávu sum sum loftar hesum foreldrunum

øheitt sum eg haldi er viktigt at taka við tað er at tað eru ikki øll foreldur sum missa teirra børn brádliga nøkur børn eru í einari sjúkralegu í longri tíð har mann veit hvønn veg tað ber og tey foreldrini eiga heilt vist at vera loftaði í okkara samfelag okur byggja í løtuni eitt nýtt landssjúkrahús fyri sjey hundrað milliónir krónur men okur hava einki hospiss í føroyum bæði til børn og eiheldur til doyggjandi vaksin eg haldi at tað hevði verið so upplagt at tey foreldrini sum hava ja eitt doyggjandi barn at tey kunna vera í frið og náðum á einum hospi sum er kanska tætt uppat landssjúkrahúsinum man nú tosað at tosað um at broyta barnadeildina til eitt hospiss tí tá hevur tú læknalæknarnar tætt uppat tú hevur ekspertisuna hvussu barnið liggur í andingartóli ella hvat mann nú hevur brúk fyri at mann hevur mett frá læknafrøðiligum sjónarhornum at tað er tað frægasta at gera eg veit gott at tað eru onnur uppskot sum eisini hava verið frami við hoydølum aðrastaðis men læknafrøðiliga verið tað mett at vera skilabest at foreldrini og saman við teirra barni eru tætt uppat landssjúkrahúsinum og eg haldi at tað er eisini ein viktigur partur at taka við í í øllum hesum kjakinum at mann hevur umstøður til foreldur sum hava doyggjandi børn at geva teimum linna og frið at vera saman við barninum ta tíðina tá ið barnið er nøkulunda fyri og kann og kann vera vakið og tað tað veit eg at mann hevur niðri mann hevur fleiri av hesum sentrunum niðri og tað eru eisini føroyskar familjur sum hava notið notið gott av tí og kunna jvera saman við barninum hjá sær ta síðstu tíðina

gjóni nols joensen fær eina viðmerking takk fyri harra formaður og takk til anika olsen fyri eina jaliga viðgerð av av málunum sum vit eru púra samd um atitann allarstørsta sorgin tað er jú at missa sítt barn og og foreldrini akkurát hesi foreldrini eru útsett eisini fyri attey ikki fáa ella ja tær røttu hjálpina ella føla tað at tey kunnu syrgja í friðum áðum at tey eru eyka útsett fyri at kanska seinni í lívinum at fáa ógvusligu seinárini við seg visti mann ikki tað hevur tann møguleikan til at kunna gera tað smiddligt tí at nettupp sum annika lýsir olsen lýsir nakrar eina mammu sum har tað er eitt eitt ein ein øgilig kalsk s mag siga ein jungla fara í gongd við at fara í gongd við tað almenna fyri at fáa hjálp og og eri púra samdur eisini í at vit áttu at lagt doyðin á at nógv meira at fáa eitt eitt hoskpiss eisini til børn í hesum førunum doyggjandi børn og tað eiga vit sum politiskskipan eisini at at
at arbeiða hart fram móti takk fyri
takk fyri harra formaður ja takk fyri viðmerkisina djóni egnorlsoy joensen tað kundi verið eitt mál sum okkum tóku upp her í løgtinginum um at fáa settast ovn eitt hospice í føroyum tað haldi eg hevði klætt okkum sum samfelag nú taka brúka so nógvar pengar upp á at byggja út eitt nýtt landssjúkrahús at mann eisini hevur tann sorgapartin við og umstøðurnar til tey sum syrgja og sum eru doyggjandi at tey kunna doyggja í virðiligum umstøðum tað haldi eg er óavmyndiliga viktig og í mun til at her við nær mann skal seta inn og hvussu mann skal skipa eftir viðurskiftum eg haldi hendan her sorgartíðum ella sorgarfarloysum tað skal vera óavmarkað restina av lívinum tí tú veit ikki nær sorgin rakar tað kann gott vera at hon ikki rakar beinanvegin men kanska rakar fleiri ár aftaná so tí haldi eg at mann skal slett ikki hava nakra áseting um at tú skalt brúka hesa farloyvisstíðina innan fyri eitt ávíst tískt punkt men tú skalt hava eina óavmarkað tíð restina av lívinum tá ið nú sorgin rakar
tann einstaka ja tað so er tað bjørt samuelsen sum fær orðið ger so væl
ja nú kemur hetta málið til viðgerðar í vinnunevndini og eg havi tí valt at taka orðið tí ati

at eg haldi ati tað hevði verið best um hetta uppskotið var farin í trivnaðarnevndina og tað sigir tí at eg haldi at mann eigur at taka hetta her øgiliga góða uppskoti í fullum álvara og viðgera tað út frá tí sum eg haldi hevi verið mest natúrligt nemiliga at her er ein tørvur á at mann kann fáa eina skipan sum tryggjara foreldur missa síni børn kunnu fara í farloyvi tað vil siga at mann skal gera eina skipan við sorgarfarloyvi uppskotið sjálvt sigur heldur ikki at tað skal vera partur av barsilsskipan í uppskoti sigur faktiskt bara at mann skal seta í á løgtingið kð heita á landsstýrið um at gera eina skipan við við sorgarfarloyvi tí so viðmerkingarnar har tey vísa á barsilsfarloyvi og eg skilji at eitt útgansstøði er at mann hevur innført hetta í barsisskipanina í danmark eg skal ikki fara inn at munnar tað er nakrar um grundleggjandi munur á skipanini í føroyum í danmark í mun til barsil men barnsborðarfarloyvi men grundleggjandi í barnsborðarfarloyvisskipanin ú ein skipan fyri at fólk at foreldur sum fáa børn kunnu fara í farloyvi fyri at verða um tað nýfødda barnið sum vit hava viðgjørt teg í allan seinnapartin í dag tað kom ein gamluppkanning sum spurdi okkum um vit vóru fyri at hetta koma inn í barsilsskipanina og eg svarað ja tað giti hundrað prosent svara tí eingin fer at svara nei til tí sjálvandi vil man gjarna foreldur sum missa barn kundu fara í farloyvi men men eg rokni við at øllhøvdu eisini svara ja um tað bleiv spurt skal mann gera eina almenna skipan fyri sorgarfarloyv so trúgvi eg eisini hundrað prosentá tað svara ja tí at sjálvandi vit eiga at fáa eina sovorðan skipan sum eg haldi at tey sum havt orðið higar eila hava víst so gott á annikaolsen varjúst inni á hesum við foreldur sum hava sjúk børn sum eru sjúku leingi sum kanska liggja fyri deyganum ella sum mann veit at útgangurin verður tað mest avbjóðandi sum nógvar foreldur kann uppliva nemliga at barnið doyr eg haldi at eisini hanhevur brúk fyriatta ein sovorðan skipan lofta tí og eg haldi ikki at barsiskipanin er serjga væl egnað til tað landsstýrismaðurn vísti á lógini í dag har hon verður umsitin soleiðis at tey sum føða ella tey sum føða deyðføtt barn ella har barnið doyri móðurlívið tey foreldrini kunnu fara í farloyvi eftir barnsilsskipanini men tað er faktiskt ikki lógin sum loyvir tí tað manglar ein áseting um ta í lógini í dag í grein níggju og vit royndu í fjør at fáa tað inn í sambandi við hetta her flekst barsils uppskotið har vit broyttu einu sjey ymiska sjey átta ymiskar tættir í barsilslógini skulu vit upp millum annað at mann koyrdi eina grein inn um akkurát hetta soleiðis at barsisskipan lofta nýføðingum sum verða eru deyðføddir also foreldrunim hjá teimum men eg haldi at uppskotið er øgiliga gott og eg fari at takka tingmanninum djónu nolso joensen sum vegna javnaðarflokkin lagt hetta fram tí at eg haldi avgjørt at okkum tørvar sum eg haldi øll undanfarni framsøgufólkini ella tey sum havt orðið í dag hava víst á at at mann hevur tørv á eina skipan sum kann lofta foreldrum sum koma í ta ultomativu sorgina nettupp at missa eitt barn men eg hugsi eisini at mann til dømis um tú hevur eina familju har annar foreldri doyr ein familja við smáum børnum nógvum smáum fleiri smáum børnum hitt foreldri hevur tað ikki eisini tørv á at kunna fara í sorgarfarloyvi og vera um børnini sum syrgja sum kunnu fáa stórar avbjóðingar í øliga langa tíð tí tey missa annað foreldri bara fyri at taka eitt annað dømi fram um at ein slík skipan eisini átti lofta tíð haldi eg og og tað ger so aftur at at at persónliga hugsi eg at barsulsskipanin kanska ikki er rætta adressan her at mann heldur skal taka upp spurningin um hvussu kundi ein skipan sum var ein sorgarfarloyvisskipan veri og og sum loftaði teimum fyrst og fremst sum missa barn men eisini teimum sum hava tørv á at vera um ógvuliga sjúkbørn og teimum har annar foreldri doyr tað haldi eg hevði verið øgiliga gott mann kundi víðka tankagongdina hjá tingmannunum visti mann kundi víðkað uppskot til afevnt um tað so men tað kemur altso í vinnunevndina og og vit fara at viðgera tað orsøkin til tað kjamið vinnunevndina er at tað í viðmerkingunm verður knýtt upp at barsilslógini og tí endar í vinnunevndini og vit fara sjálvandi at geva tí eina ógvuliga seriøsa og góða

men eg haldi t onnur tingfólk kanska serliga tey sum sita í trivnaðarnevndini tey eru eisini hjartaliga vælkomin at vera við til at lurta tá ið viðgerðin verður og kanska hava góð innbot til hvør niðurstøðan átti at verið tí hetta r eit uppskot sum ev ógvuliga fegin vil arbeiða fyri at fáa undirtøku fyri men tað kemur so nokk at krevja eitt broytingaruppskot har vit í øllum førum broyta viðmerkingarnar og vísa á tað er hvussur tær tannkarn eg avagjárt mær síðani las eitt uppskot fyrstu ferð at at vit nokk eiga at fara og dum barsisskipanina og heldur hugsa um eina generella sorgarfarlei

ger su væl ja takk fyri harra formaður og ikki fyri at leingja orðaskiftið óneyðugt so vil eg bara taka samanum og takka fyri eina jaliga viðgerð av hesum málinum og til forkvinnuna í í vinnunevndini so sum hevði orð við júst nú so so er tað eisini haldi eg ein tráður sum mann eigur at at troyta ella fara víðari við at kanna um mann kann leggja tað útum líkasum og og tað fer so nevndar viðgerðin eisini at út um barsilsskipanina so at tað fer nevndar viðgerðin so eisini at ati klárgera nærri eg havi hug at nevna móti enda ú her attaka tráðin líkasum upp í í mun til ta ta røðuna sum eg hevði fyrst um hetta her við hvussu týdningarmikið tað er at seta orð á hetta her nokk so tapoiseraða evni hetta her við sorg og og tað at missa eg havi nakrar royndir av tí við tí at at eg havi verið í einum bólki sum eitur berin og havi havt nøkur børn sum sum sum hava sitið í í sarøðu til samrøðubólkar og at síggja ta effektina at frá tí at tey komu inn at siga t tey ikki tora at nevna nakað um deyðan hjá foreldrunum ella av systkinum og til aftaná nakrar ferðir hava verið saman saman við øðrum sum hava verið akkurát somu støðum sum hava hugsað akkurát teir somu tankarnar har mann setir orð á har mann aftaná fimm seks sjey ferðirnar at tey tosa púra opið um tað at at missa og tað at sita í einari sorg tað er einki størri enn at uppliva akkurát tað at tey møta teimum afstur sum um stórur ungdómar í dag og og kunnu og seta orð á tað at tað var forloysandi at kunna vera við til so um mann ikki kemur longri akkurá við hesum men sum sum allíkavæl havi eina vón um tí at hetta er verið ein jalig viðgerð so haldi eg eisini at mann mann eigur ella landsstýrisfólki økinum eigur at kunna gera tað soleiðisnar at at hava samrøðubólkar eg er eitt sindur í ivað um tað longu er men fyri eisini fyri foreldur kanska sum hava mist tí at bara tað at kunna tosa um að alt hetaher svára tað er leking í sjálvum sær og tað síggja vt tað hava i sæð tað hava vit nógv dømi um og taðer eisini tær royndirnar sum sum tey sum arbeiða tætt við hesum her ttær sjálvhjálparfelagsskapirnir tað er øgiliga hart arbeiði tað er tað er tungt arbeiði tí tað tað tú fert inn í nakað so svort sum sum tað og tað kemur nógv fram og eisini nógv onnur ting koma fram í í slíkari viðgerð ø tí er tað so øgiliga og tað sparir sum eg nevndi eisini mína røðu tað sparir samfelagnum í hinum endanum almikið av pengum í í í í sjúkraskrivingum hvørt á síðnum so vit eiga at seta seta nógv inn fyri at kunna hjálpa og g og hetta bara hetta her uppskotið er so ein roynd til at líkasum at fáa sett ðgerð ella sett meira sjóneykuna á tað og hvussu týdningarmikið tað er at vit loyva okkum sjálvum ella øllum at syrgja og brúka ta tíðina sum er neyðug og tað eiga vit eisini at her frá løgtinginum at at
gera nógv fyri so takk fyri harra formaður ja takk fyri so er tað
anikaolsen sum fær eina viðmerkingharra formaður ja nú vbar djóni nólso joensen inni á hetta her viðsorgarbólkinum beranum og eg vil siga tað at berin ger eitt fantastiskt arbeiði tað eru so nógv børn sum havt gleði av at vera í beranum tosa um tað at missa foreldur g eisini at missa systkin so tann effektin at tað er ikki bara ein sjálvur sum situr í hasi sorgini men tað eru fleiri onnur er nógv meira týdningarmikil enn hvat mann ker seg far um so at víðka e sovnan sorgabólk til eisini foreldur sum missa teirra børn tað hevði verið so upplagt at mann ikki er einsamallur um tíð mest ræðuligu sorgina mann yvirhøvur kann ímynda sær men tað eisini eru onnur sum eru í líknandi støðu tað kundi mann absolutti arbeitt víðari við og kanska eisini sett pening av til tað á at fíggjarlógini stuðla beranum kanska
sum eina parallýiorganisatión til tað
jónan nolsøe joensen ja akkurát tað at síggja effektina av at børnini fáa so gott burtur úr hesi viðgerðini hjá beranum ger tað at øll familjan altso tað er so øgiliga av av tað er nógvar biðvirkningar í í familjuni sum sum fer langt aftur altso bæði til foreldur og og til ommur og abbar sum ikki tora kanska at nevna hesi tingini ella tí tí mann er so bangin tí tí tað er so svárt at tosa um at at síggja tað at øll familjan fær tað betri av at at børnini fáa tað betri í hesum førum børnini á og tí haldi eg at tað er eitt eitt frálíkt hugskot at mann kann víðka ella hava tað sum eina paraplyriarorganisatión undir altso at vit hava hesar her sjálvarpensfelagsskapirnar eisini innan fyri tað sum hevur verið rúsdrekkamistlýsla at gera tey teir sjálvarpensbólkarnir tað sum tey evnini sum eru so svár at tosa um í dagligtaginum men sum hava so stóra effekt tá ið mann hoyrir
ver at onnur sita inni við akkurát somu trupulleikum takk fyri harra formaðu
ja so er tað bjórs samuelsen takk fyri altso eitt sum eg haldi er øgiliga umráðandi sum kemur fram ið hesum uppskotinum í viðmerkingum tað er hetta her við tað altso ta finna skipan sum kunnu lofta fólk í djúpari sorg men tað er øgiliga møtumikið mann skal líkasum hava læknaváttan o mann skal hava hetta og hitta á pappírum og mann hevur slettisi ta yvirskotið til at at eg skal ikikki at berjast við men mentan skulu stríðast fyri at fáa tey tingini upp á pláss tí eg ætlari at spyrja djónin nolso joensen um hann kennir nakað til nú verður nevnt barsisskipanin danmark menn kennira nakað til aðrar skipanir í norðurlondum har mann kann fáa farloyvi orsakað av djúpari sorg men har tað er knýtt at eisini arbeiðsmarknaðirn skilt á tann hátt at mann skjótt og lætt kann fáa farloyvi uttan at skula ígjøgnum tí stóru mylluna kennirana
taka til
sija takk fyri harra formaður og takk fyri viðmerkingina har eg eri eitt sindur svarskyldigur akkurát uút um danmark tí tað tað er líkasum tað sum mann hur eg sum sum eg havi hugt eftir í hesi fyrireikingi til hetta her uppskoti í mí mun til at í danmark eg má koma hevur mann faktiskt kjakast um hatta í í nokk so langa tíð men e men han hevur eisini verið í iva líkasum hvussu mann hvussu mann skal skikka hetta til upp á hvønn máta og tí tí valdi mann so har eisini at hava nakrar fylgibroytingar í aðrari lóggávu í mun til barsilslóggávuna og tað er hettaher eisini sum er komið undir viðgerðini her fram at at mann er eitt s tað eru kanska fleiri mátar at gera tað upp á altso akkur hetta her og eg kann gott fylgja forkvinnuni í í í vinnunevndini at at at hetta her at at mann eisini hjálpir øðrum sum sum vist ta er eit eitt foreldur sum situr eftir og og og skal kanska av arbeiðsmarknaðinum í eina tíð o sovorði s man kann eisini tað haldi eg vert at hyggja uppá og og og vónandi er tað komið har til at vit í føroyum eisini kunnu líkasum grannalondini koma at fáa eitt so gott
tilboð sum gjørligt takk fyri harra formaðurja takk fyri so eru tað ikki fleiri sum hava biða um orðið orðaskifti er enda hetta málið verður beint í vinnunevndina síðani koma vit til fyrstu viðgerð av løgtinsmáli nummar hundrað og tveyogtjúgu tað er uppskot til løgtinslógu um at banna mismunir at tryggja javnviðgerð á arbeiðsmarknaðinum skulu biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin erdað kristian andreasen fyri javnaðarflokkin ingilín dirigsen strøm fyri sambandsflokkin frimun rasmussen fyri tjóðveldið ingolx sólan olsen og fyri miðflokkin steffan klein poulsen og fyri framsókn er ta ruttvang sofær
takk fyrahara formaður tað er uppskotið at banna mismuni og tryggja javn viðgerð á areiðsmarknaðinu til viðgerðar uppskotið kemur frá

tað sum tað snýr seg um er at tryggja javnviðgerð og at banna mismun á arbeiðsmarknaðinum vegna rashøgarlit átrúnað ella trygv sk áskoðan kyn kynsligan leika kynsligan samnføring aldur brek ella tjóðskaparligan ella fólkaeyðkenniligan uppruna so tað er ein røða av viðurskiftum sum erða nevnd í lógini her beint og lógin hevur sítt endamál síða at mann á arbeiðsmarknaðinum skal tryggja at tað ikkiverður gjørdi mismunir ella javnviðgerð sum tað sendr sendr upskotinum á arbeiðsmarknaðinum eg haldi tað at vit mugu minnast til at vit hava eitt samfelag sum tað føroyska vit hava nógvar reglur galdandi í løtuni vit hava til dømis á almanna arbeiðsmarknaðinum eru reglur galdandi um at mann ikki má útinna ósakliga fyrisiting og tað vildu verið grovt grovt brot á fyrisikarligar reglur er at gjørt mismun á fólki við teimum kriterium sum stenda í paragafeitt

vtilla mannarættindasáttmálin er piskimannaratmussa sáttmálan hann er galdandi í føroyum í lóg við lóg og har ásetir atikkul fjúrtan eisini eitt generelt bann at gera mismun diskriminering vit hava eisini ein stursáttmála sum setur bann móti rasismu og vit hava eina javnstøðu lóg sum tryggja sum skal tryggja t at ikki heva gjørda mismun vegna kyn og vit hava eisini eina løgtingslóg frá tvey túsundog ellivu um at banna mismun vegna brek og nú kemur so hetir uppskotið her og eg haldi at lógartekniskt er tað it sindur ringt at finna útav hvar tað orlig a flýta í tí samlaga samanhanginum tað skal koma aftur inn uppá eg veit ikki hvat fyri tørvur er á einari lóg afturat fyri at bmanna mismuni altso tað er jú tað liggur í okkum øllum í føroyum attað er skeivt at gera mismun á fólki pá grund avhúgalit ella átrúnað ella hvat tað skal vera so eg kenni heldur ikki nakar sakir við tí dagliga hvar ið hótta er ein trupulleiki og tí havi eg nokk so torført við at skilja hvat er hvat er tørvurin á eina svykru lóggávu sum hesar tað eitt annað sum eg havi hug at siga tað er tað at lóggáva susna generelt sum vit eru sett til a smíða her í løgtinginum tað skulu vera reglur sum greitt áseta hvørji rættinduborgarin hevur og hvørja skyldu borgarin hevur og so øll fólk kenna sína rættar lóggáva er ikki roknað til at innihalda politiskar programmerklæringar og seta fram moralskar peikifingrar og og hvat veit eg og tað eg haldi at tað eri við at blíva ein óskikkur at vit skulu lóggeva um alt miln himmaljørð bara tí at vit føla ein einstakt moralskan ví hóv fyri at at at at seta ein moralskan standard í okkara samfelagi tí tað eru jú vi síðuna av lóggávu galdandi nakrar samfelagslig í normar sum eisini aka taka taka sum áseta okkara moral og sovíðari so víðari og tað er ikki nakað sum vit vanligvík kunnu lesa í eina lóg tað fyrst eingin lóg um góðan moral til dømis a og eg haldi at vit eru oftani sum lóggávual við at gera okum inn á hetta her inniálasi viðurskiftini soleiðir at tað eisini kann ganga út yvir tað persónliga frælsið altso hvussu langt skulu vit fara í í lógarreguleringum yvirhøvur tað haldi eg ein relevanti spurningar seta sær vis skuvit tú bara taka endamálsorðningina í lógini her so verður sagt millum annað politiska áskoðan kyn jamen kyn er jú eg jú eg jú galdandi í lógu í forvegin vit hava javnsstøðulógina sum regulerað tað við tey hví skal vit hava eina nýggja reglu um tað nú aftur her í einari nrgenerellrari lóg og mismun tað havi eg ilt við at skilja og so verður eisini sagt vegna brek jamen vit hava eina lóggávu frá tvey sum bannar mismun ar fólkið vegna brek hvar er hvar er hvar eri hvar er tørvurin á eina nýggja lóggávu nú her ha og vit hava r altso europeiski mannarættindakomvensiónum hon er sett í gildi í føroyum við løgtingslóg tað er galdandi ættur í føroyum so tað ba a slpa up í artikkul fjúrtan í sáttmálanum so vita vit hvat vit ikki mugu gera her í føroyum vit mugu ikki gera nakað

visti mann skal lógartekniskt gjøgnumkringa ta lísindur her so so kemur knappligaein era hugtøk sum happing og kynslig happing í ein lógartekst altso tað er jú sjálv fylgiligt at eingin má happa hvønn annan men tað er øgiliga ringt at regulera tað við lóg altso so tað hevur nakað við okkara kast mansiga okkara dagligu okkara dagliga moral at gera sum so og tað at arbeiðsgevarar hava skyldigt at javnviðgera allar løntakarar og sovíðari tað er eisini in sjálvfylgi mínar verð tað sum verður sagt vanligvís er tað at tá ið tú setir fólk í starv so er tað kvalifikatiónin og bara kvaldikatiónin sum skal avgerandi ikki høga lit og hvat hvat er sum sum skal sum skal sum skal vera avgerandi fyri tað tað valið sum arbeiðsgevarin tekur eitt sum undrar meg eisini tað er tað at vit hava jú hetta við at gera mismun og diskriminering tað er eitt eitt øki í altjóða rættinum sum er undir stórumútvúklingi altso tað broytist næstan frá degi til dags tað síðsta vit vita um tað er tað at tú hevur ikki loyvi til at gera mismunr vegna aldur tær reglurnar eru fyri so eisini galdandi í føroyum tað er praksis á tí økinum í danmark hevr man avtikið adursaldursmarkið í tænastumálalógini og sovíðari men her skrivar mann í hesum uppskotunum og tað er paragraff trý stykki fýra at hóast ásekinana í stykki eitt forðar løgtingslógin ikki at aldursmørk verða varðveitt um tey fylgja av rundskrivum felagssemji ella kollegtivum sáttmálum treytað av aldursmørkini er objektiv og rímliga grund í einum lógligum endamáli inan fyri rammirnar av føroyskum rætti og tiltøkini á røkka endamálinum er hóskandi og neyðug altso nú fær mann við en lóg eina nnýggjari lóggávu um mismun og og og bakkar aftureftir tá tað kemur til aldursmismun tí nú fær mann pluss at leggja dent á hvat er rundskriva áset og sovíðari og tað er ú at fara ímóti sar tann veg so hattahar er heldur ikki serliga væl umhugsað altso so so eg skilji ikki at mann nú kgemur ein nýggjai lóggávu sum e enkanti er í stríð við við aldursdiskrimineringina tá ið um forboðin fyri diskriminering tað er tað e ikki seralogiskt og so er tað eisini onnur viðurskiftir sum eg haldi oftani lóggávumessiðani blíva also mmann misskilir hvat er henna lóggávu g er fyri nakað og tað er umskylda eg sigi tað hendan her politiska korektheitin hon hevur otani nógvar undarligar heitir við sær tá tað kemur til lóggávu tí tað stendur í paragraf fimm at nú skal mann tryggja at ein persónur við brekið færa atgond til arbeiði og kann útinn og varðveita arbeiði kann minnast seg arbeiðsliga og geva persónar við atgond til útbúgving o suvíðari og so stendur at tað skal ikkivat galdandi visa leggur stórar bylir á arbeiðsgevarar hvat er tað eyinanfyri

er altso ikki ikki ikki taðerikki góð góður lóggávu sigur tað má eg siga

ikki á fylgili til hangardi av at tey sum bera brek skulu hava líkarætt til arbeiðið sum ølu onnur og tað vóni eg eisini t vit hava jú sum g segði áðni í eina lóg sum í forvegin forðar okkum í at gera mismun vegna brek og sovíðari so hetta er aftur ein sovori grammarklæring sum eg vil kalla fyri á fínu máli leks inn perfekta sum ikki kann brúkast til annað enn tað sum stendur her so er tað forselig undantøk her sum standa lógini og og og tað eru eisini nøkur ting mær slett ikki dámar í her tað er tað at mann setir upp á eina eina óumvenda próvbirðu tavil sigat vise bara mnkan ávísa eitlana so skal arbeiðsgevarin prógva tað ikki gjørdi mismunir vanligvís er tað jú tann sum sum sum setir fram á krav sum skal prógva sín pástand og so skal mann sambænt lógini sila eina eina klævu nevnd á stovn og klæu nevndin kann sjálv leggja sak vegna borgaran altso ein klðunevnd tað mugu vit til ein kærunevnd hon skal vera objektiv skal umboða boða ella skal hoyra sjónarnivun hjá báðum pørtum tað ber kkitil at lata eina kærunevnd andleggji eina rættsak vegna ein borgara

og ein fleiri av teimum viðurskifnum sm erða viðgjørdis lóguni her peint er beinleiðis regulerað í kollektivum sáttmála á arbeiðsmarknaðinum og tað sum stendur í lógini her er tað at hendan lógin skal also seta til viks ásetingar ví kollektivum sáttmálanum sum ikki er samsvara við hesa løgtingslógun ta vilsi a her fer mann inn og grýpur inn í tann privata samráðingarætt á arbeiðsmarknaðinum og sigur tað attað sum tit avtala av arbeiðsmarknaðinum í strívi hesa lógina tað er ógildigt haldi eg at fara øgiliga langt at fara at siga tær at mann kann anannars hevur að verið góðu lóggávu sigur at latið arbeiðsmarknaðin finguð frið soleisir at hann kann tillaga seg sjálvandi og eg eri sikkur upp á at løntakarar og arbeiðsgevarar altíð í sínum samráðingum hava fyrilit fyri ikkiat gera mismun tí at gera mismun í dag er eitt óføroyskt fyribrigdi að eri ikki nakað sum eg kenni til tí at tað tað er ein so stór sjálvt fylgistøt í dag i mínar verð hetta haldi eg rættia ivasamt um tað yvirhøvur er neyðugt við við við at lóggáva um hetaher hetta hevur eisini ver ett uppskot sum hevur siglt runt ví systeminum tar indrekur av ogtað er lagt fram og falli burtur og so erð tað lagt fram aftur í síðstu samgongu og falli so burtur og nú tá mann sitið í avndstøðu so eleis hjót fingin demt at koma við men men eg eg eg haldi hetta her er hetta er simpulen eg veit ikki hva ska siga hetta er at ta er øgiliga nógv ber øgilganógv brá av politiskari programmrekulæring og at mann vil signalera eittannað sum eg haldi at tað er eitt sindur skeivt tí at eg haldi at eg eri eisini so mikið sjálvt um eg ikki taki undir ið uppskotinum so eri eg ímóti mismunini altso tað er tað er tað e ikki har tað liggur altso tað er bara tað hví skal mann brúka lógkávu til politiskar programmaklæringar altso tí tað er tað avhanga av tíð om stað hvør er sum set tað fram tað hevur nakað við moral at gera og tað skulu vit slettiki fáast við her íløgtinginum yvirhøvurikki sum partav lóggávu ókey hetta málið fær so fær so viðgerð í rættarnevndini skal fáa eina góða pusit at viðgerðar tað egr ikki tað eg veit at tað r ein donsk lóggáva sum hetta kanska lýkisteitt sindur av undrer frá seksoghálvfems og sovíðari men tað vil fáa

viðmerkingar fyrst er tað siri stenberg ger su væl takk fyri hara formaður eg veit iki um eg skal skilja tað soleiðis at okur ikki burdu havt tikið undir við rættindini hjá fólki sum bera á brek tað er eitt sindur tað sama hetta uppskotið er gjørt saman við megd til dømis eisini við arbeiðsgevara síðuni og fakfeløgunum og tað einast sum er ein munur á hesum og teimum tí lóggávu sum eru um brekog ikki frammanundan tað er tað at í hesum liggur tað eisini ein tillagingarskylda soleiðis at tá ið fólk sum hava eittkurt brek verða sett í starv so so skal arbeiðsplássið eisini verða tiðlagað so tann skyldan er í hesum her og er faktisk er ikki í nakrar lógávur frammanundan og tí hevur tað eisini verið eitt eisini stórt mál fyri megt at fáa
hetta her uppskotið framt takk fyri
aformaður tað er akkurt tað sum eg sigi tað er tað at vit hava so nógvar lóggávu á hasum økinum her í foryumvi vit hava eystursáttmálan móti bamodi rasismu vit hava mannarættansáttmánn sum bannar mismun vit hava javnstøðulógina sum bandar mismunar arbeiðsmarknaðiur vegnaðkyn vit hava lógina um mismun vanlógdum mismunir vegna brek og so víðari og vit hava tvey hundrað og seksogtrýss b og hvat ið himli vivi hvat vit ikki hava hvussu hvussu leingi skulu vit blíva við at at proklamera hendan her antimismunirin her altso er tað ikki annað enn bara ballónir at gera altso hetta er mínaverð ikki nakað sum hevur nakran praktiska avleiðing í í virktini tí hetta er nakað sum vit øll halda vera sjálfylgiligt
at mann ikki skal gera í ídurføroyska samfelagnumtakk fyri at fara mær upp
ja takk so er tað magnus rasmussen ja takk fyri harra formaður ja í seinasta seinast tretivu var hetta her uppskotið tvær ferðirnar fyri samgongan kom við tí og tað fekkikki einagongu umtøka og samgongudi møguliga onkur lítil tillaging ví hesum tað skal ikki siga men tað sum eg hugsi um tað er hetta her við at í í grein eitt so stendur her og at banna mismun á arbeiðsmarknaðinum vegna og som stendur rasuhøgarlit og sovíðari og so er eitt punktum altso eg eg hugsi her er ein listi men altso tað kann jú vera eisini okkurt annað altso tá iðmann hevur ein sornan lista hvat hvat sigur mann tá altso tað kundi je verið okkurt annað men hetta er eitn listi og so stendur eitt punktum eg hugsaði um kristan andreasen nakra viðmerkin til tað og so et her um happing altso at at definera hvat happing er altso kynsliga happing og og annars happing altso tað er altso tað er ikki bara bara at fara at definera eitt hugtak sum
bang inn í eina lóg
tak fyria formaður ja eg eri púra samdur við magnus rasmussen í at uppskotið er lógartekniskt ógvuliga ógvuliga torført at hava við at gera tí tú hevur eina rúgvu av uppremsingum av øllum møguligum viðurskiftum sum hjá fisli er levant og so tekur tú og knýtir upp í reglur um happing sum hevur nakað við okkara dagliga atburð at gera og og tú hevur eisini samstunds hera nakað við at mann skal gera aðrar bygdinsinnrættingar um altso tað eri simpulten alt vavtupin ellubil her haldi eg og eg haldi at hetta eigur at vera at fáa eina eina nógv meira gjødliga viðgerð á man í høvur kann samtykkja fra reglur tí eg haldi vit hava nokk av tí forvegin vit hava nokk vit hava hvussu ein
at vit hava tørvum deckajansum yr hatso takk fyri formaður ja takk so er tað næsti
takk fyri harra formaður ja vit viðgera uppskot sum tjóðveldið hevur lagt fram í dag um at banna mismuni á arbeiðsmarknaðinum hetta er stórtsæð tað uppskotið sum varð lagt fyri løgtingið íí tvey túsund og nítjan tað verður greitt frá uppskotinum og tá kom tað frá samferðslumálaráðnum sum hevði mortensen sæð tað lógaruppskotið tað er lagt øgiliga nær tí donsku lógini um forkelsbehandling og hevur opmbært íblástur úr tí donsku lógini um liðibehandling æhetta er ein yvirskipað lóg sum banna mismunni á arbeiðsmarknaðinum og tað haldi eg virkuliga at vit í einum framkomnum demokratiskum samfelag eiga at hava og eiga at hava havt í longri tíð men tað er ikki soleiðis tað er eisini vanligt í okkara grannalondum og øðrum vesturlendskum londum at hava slíkar lógir vit hava ja onga lóg har sum yvirskipað verður vart móti mismunni og heldur ikki nakra lóg um javnviðgerð á arbeiðsmarknaðinum tí er hetta nakað sum vit í javnaðarflokkinum prinsipielt taka undir við og vilja arbeiða fyri og tí varð tað eisini lagt fram tá ið vit sótu í landsstýrinum uppskotið kom ongantíð aftur í nevnd sum eg havi skilt og tí var tað ikki viðtikið ogtað er fínt at tjóðveldið so legg tað fram aftur nú vit hava javnstøðulógina tíbetur sum viðger mismunin vegna kyn og eisini eina løgtingslóg frá tvey túsund og ellivu um at banna mismuni á arbeiðsmarknaðinum orsakað av breki hetta uppskotið sum liggur nú tað gevur teimum i bera brek betri rættindi og verju enn lógin frá tvey túsund og ellivu og tí fer tann lógin so úr gildi um hendan kemur í gildi millum annað so er ein tillagingarskylda løgd á arbeiðsgevarar og tað komi eg aftur til visu vit lesa hoyringsskrivni til uppskotið sum fyrilág í nítjan so eru tey flestu positiv tað eru onkrar viðmerkingar um rættingar sum eru blivnar tiknar til eftirtektar og uppskotið í uppskotið er tillagað eftir teimum nógv av hoyringsskrifnunum hava eitt ynski um at tann fylgibólkurin sum upprunaliga hevur arbeitt við málinum hevði verið meira inndrigin í arbeiði og sum eg skilti tað so varð tað ein tíðaravmarking sum gjørdi at fylgibólkurin ikki fylgdi uppskotinum allan vegin iðan løgtingið men ati grundstøði í lógini er definerað av hesum her fylgibólkinum hetta er ein lóg sum verður galdandi á arbeiðsmarknaðinum tað vil siga at hetta er ikki ein lóg sum er alment galdandi men á arbeiðsmarknaðinum har sum hon skal everja løntakarar og umsøkjarar hon skal syrgja fyri javnviðgerð um hon skal verja ímóti beinleiðis og óbeinleiðis mismuni móti happing kynsligari happing og forða fyri at mann kann geva boð um at gera mismun á fólki alt eftir teirra eyðkenni frábreyð alt hetta er definerað ella allýstu lógini mismunurin sum lógin verjir ímóti er mismunir sum er grundaður á rasu á høgarlit á átrúnað ella trúgv politiska áskoðan kyn kynsligan samleika kynsligan sannføring aldur brek tjóðskaparligan sosialan ella fólkaeyðkenniligan uppruna tað eru fýra útgávur av mismuni sum verða ólógligar við uppskotinum beinleiðis mismunur tað er tá eitt ávíst eyðkenni ella ja tá ið ávís eyðkenning erður avgerandi fyri eina starvsliga avgerð til dømis tá ein skikkaður umsøkjari verðar avvístur orsakað av breki rasi ella kynsligum samleika óbeinleiðis mismunur er um ein áseting eitt krav ella ein mannagongd sum sær út til at vera neutral ger at ein persónur verður verri stillaður enn ein annar orsakað av

happing ella kynslig kapping tað snýr seg um tá óyngstur munnligur ella likamligur atburður møguliga við kynsligum ábendingum verður framdur við tí avleiðing ella endamáli at ein persónur kennir seg minni verdan ella mann leggur upp til hóttandi niðrandi eyðmíkjandi ella ódámligt huglag fyri viðkomandi at geva boð um at gera mismun tað merkir at ein stjóri ella leiðari onkur sum er hægri stillaði enn tann sum fær boði verður biðin um at gera mismunn lógin ho tekur hædd fyri við se eini kollektivu sáttmáli er á arbeiðsmarknaðinum sum gevur líka góða ella betri verju so er sáttmálin galdandi og ikki lógin nakað nýtt í hesum uppskotunum í føroyskum høpi sum ikki er í í lógini frá tvey túsund og ellivu um mismun vegna brek tað er tillagingarskylda tað snýr seg um at at mann roknar tað sum óbeinleiðis mismun visti ein arbeiðsgevari noktar at tillaga arbeiðsplássið til starvsfólk sum bera brek visti starvsfólkið annars hevur ørleikar at røkja starvið bandnað ímóti mismuni tað er galdandi í samband við tá tá ið mann setir eitt starv ella ger broytingar í starvinum við uppsøgn við lønar á arbeiðskorum og setanarviðurskiftum annars tað vil siga at lógin er vítt fevnandi á arbeiðsmarknaðinum eisini hjá teimum sum søkja eitt starv og tá tað snýr seg um hvussu mann søkir eftir fólki har mann ikki hevur loyvi at gera mismun í starvsloysingini tað veit egat vit hava havt nøkur dømir uppá í føroyum meiningin er at mann setir á stovn eina klæðunevnd har sum tríggir løgfrøðingar verða settir sum skulu viðgera klæðurnar um mismun og bæði klæðarin og tann sum verður klaðaður um skulu lyfta próvbirðina visi klæðunevndi staðfestireit brot á lógina so skal hon heita arbeiðsgevaran um at fáa lógarbrotið rætta er tað ikki rætta innan tvær vikur so kann klæðunevndin eftir áheitan frá klæðaranum fara víðari við málinum eitt nú við reisa ákæru tað eru tvey týdningarmiklið ting í hesum her happing sum er at meta sum mismunnur vegna lógini og kynslig happing sum eisini verður ólóglig og definera tað er burturvið at vit ikki hava ásetingar um hetta í okkara lógarverki í dag har eru vit so sanniliga eftirbátur seinastu árini so hevur stórt kjak verið úti í heimi um kynsliga happing á arbeiðsplássinum vit hava hoyrt um valdsmisnýtslu av grøvasta slag millum arbeiðsgevar og arbeiðstakara oð hevur ógvusligar avleiðingar bæði persónliga men so sanniliga eisini fyri kolturin á arbeiðsplássinum og hvussu vit bera okkum at móti hvørjum øðrum sum heild at vit her í løgtinginum senda greið boð um at vit ikki góðtaka slíkan atburð tað er mikið og mær dámar væl at tá tað snýr seg um happing og kynsliga happing ella cekskikano tað snakka vit um óynskta munnligan ella likamliga atferð og at hendan ferðin partvíst er ein persónlig meting men eisini ein óvildalig meting sum byggir á tað sum er hent at mann fyriheldur seg til tað uttan frá eisini onkursvegna vit vita at kapping og kynslig kapping fyrigongur á arbeiðsmarknaðinum í føroyum í dag eins og tað eisini ger alla aðrastaðni vit hava í øllumførum onga grund til at halda at tað ikki er soleiðis her hjá okkum hóast eingin miðtúbóltur er ordiliga farin á rulla her hjá okkum enn tað sóu vit millum annað við átakinum miðtú føroyar har føroyingar dulnevndir kundu siga frá síni søgu hetta var ikki alt ágangur á arbeiðsplássinum men nógv áav tí og tær fevndu frá ópassandi atburði og viðmerkingum til beinleiðis kynslig brotsverk onkuntíð at tað eina førdi til tað næsta hetta átakið er eitt átak har sum mann kundi senda sína søgu dulnevnt inn inn á eina heimasíðu í føroyum og tær vórðu so útgivnar undirdulnevni so hóast að ikki sjónligt ella nakað sum vit tosa sra hart um so eksisterar hetta helst eisini í føroyum harafturat so vil eg vísa á at hetta við at gera at tað verður ólógligt aftur og aftur at seta fólk úr starvi tá tey røkka ein ávísan aldur tað settu tannáringar sum arbeiða í einari munandi betri støðu har sum mann ikki resikerar at verða sagdur úr starvi tí man verður eldri og sostatt hevur rætt til hægri løn tí vissu hetta verður gjørt gjøgnumgangandi so kann mann klæða til klæðunevndina um tað eisini er tað gott og eg gleðist um at vit við hesum uppskotinum endiliga fyri at halda okkum til rasismu og arbeiðsmarknaðinum føroyum í dag stsáttmálin um bann móti rasismu hann er galdandi fyri føroyar men vit hava ikki tikið nakað stig lógarmessiga til at impleimentera við hesi lógini so mismuni vegna rasu á arbeiðsmarknaðinum sum er á fet rætta vegin vit hava hoyrt tað síðsta ári tvey tey síðsta árini kanska frá føroyingum sum eru fyri ógvusligum hendingum orsakað av sínum høgarliti og uppruna og tað skulu vit ikki góðtaka undir nøkrum umstøðum hetta er eitt uppskot um at banna mismuni á arbeiðsmarknaðinum og at tryggja javnviðgerð og tað er eisini eini boð frá okkum løgtinginum um at vit í heila tikið sum samfelag ikki skulu góðtaka mismun vegna rasu høgarlit átrúnað ella trúgv politiska áskoðan kyn kynsliga sannføring samleika aldur brek tjóðskaparligan ella fólkakeniligan uppruna eg taki sjálv undir við hesum upprunanum nei við hesum uppskotinum og eg skal geva tí eina góða viðgerð í rættarnevndini

magnus rasmussen fær ein viðmerking takk fyri har hoymarið ja ná eingin av okkum góðkennir at tað verður mismunur gjørdur men eg hugsi at hetta her sum nú røðarin nú til seinast læt seg upp at banna mismunir á arbeiðsmarknaðum vegna ræsu og so enda tað við einum punktum altso kann tað ikki hugsast at okkurt skuldi veri bíð bíða hara afturat og tá ið mann fer at nevna kann tað so ikki vera at mann gloymir við gloymir ok og so hitt tað er her við happingini at um ein persónur kennir seg minni verdanna nú tá eru vit inni á kenslunum nú hugsi eg hetta her við at umsita lógina altso og próv byrann hetta er at kenna seg hvussu røðarin sær upp á tað tá hvur hvussu lógin kann praktiserast nú hugsi eg vissi onkur kennir seg og taða fer víari í sum hann sigur í rættini til at tað er við hvussu hvussu kann mann líkasum hongtera tað takk fyri

ingilin ditturkens drømgerð so væl ja takk fyri eg haldi ikki at vit skulu vera so øgiliga bangin fyri um vit fevna øllum í sær her ásetingini tí sum sagt sum segði røðuni eisini so er hetta ein lóg sum eksisterar í okkara grannalondum og í flestu vestligu londum eisini á arbeiðsmarknaðinum og tá er tað hesi her tingini sum mann tekur við sum vit hava í okkara lóg gávu og vissu mann kemur fram á at er onkur sum manglar so burtur ikki vera nakað til hendurs fyri at mann ger eina lógarbroyting og skoytir tað uppí so er tað hetta við kenslum at umsita lógina at tað er ein áseting at mann skal kenna seg vera fyri mismuni og tað er sjálvandi altíð nakað sum mann eisini hevur kenslur um tá mann er fyri mismuni men er haldið at mann roynt faktiskt umgong tað í hesum her tí at vit ikki bara skulu hála fólk at so seta tey skák mát beinanvegin men tí tað fer eina klæðunevnd tá sum fólk sita og bæði tann sum klæðar og tann sum verður klæðað um skulu lyfta próvbyrðu so tað haldi eg at mann umgongur við hesum her við at mann fær lýst málið úti frá onkursvegna og tikið eina objektiva meting av um
tað er talan um happing ella ikki ja takk so er tað
stey fann klaim poulsen ger so væl ja fyri forsvinna eg komi upp á røðrarpallirn at viðgera sjálvt málið um ein løtu men nú hugsi bara reint politiskt nú nevnd yngiditresistøm at javnaðarflokkurin tekur undirvjisini er tað soleiðis at allir javnaðarflokkurin hevur viðgjørt hetta málið og sagt
seg taka undir við hesum uppskotinum takk fyri ja takk
ingilen dideresen strøm ger sovælhetta er eitt uppskot sum kom sum bleiv lagt fram á einum landsstýrismanni í javnaðarflokkinum í síðstu setu eg havi onga grund til at halda at nakar í javnaðarflokkinum ikki tekur undir við hesum uppskotinum í øllum førum ikki so vítt sum vit hava kjakast um htí siga at javnaðarflokkurin tekur undir við at tryggja at hann er prinsipiella rættin at bannað mismun í arbeiðsmarknaðin í føroyum lia og eg havi tað eisinivissu vit hugsa um eg kan ikisppa vera við líka at brúka nsíðsta hálvan minuttin hjá mær at tosa umfferðarrøðuna hjá khristian andreasen um at vit skulu ikki gágeva á hesum økinum visti mann yvirførir tað til onnur lógarbrot so verður tað jú eitt sindur að skulu vit so heldur ikki lóggeva fyri an man ikki kann stala ella skulu vit sheldur ikki ljóggeva fyri hvar altso tí tað blívur ein sovorðin undarlig meting av hvat vit skulu lóggeva fyri og ikki hví er okkurt meira ólógligt enn nakað annað tað burdi sjálvandi verið ólógligt at hava mismun á arbeiðsmarknaðinumtakk fyri
ja takk næstur at hava orðið er frymut rasmussen
ja viðgerðar dag er løgdinslóg um banna mismun og at tryggja javnviðgerð á arbeiðsmarknaðinum lat tað verða sagt allarallarallarfyrst tað er tað at eingin av okkum ynskir at gera mismun tað haldi eg er líkasum tað mest grundleggjandi í øllm hesun her bara at peintera tað beinanveg tá mann kemur til endamálið nú hevur tað verið sagt eitt sindur upp í tí sama men endamálið við løgtslóg er at tryggja javnviðgerð og at banna mismun á arbeiðsmarknaðinum so kemur tað vegna rásu høvðarlit átrúnað ella trúgv politiska áskoðan kyn kynsliasamleika kynsligan sannføring aldur brek ella tjóðskaparligan ella

haldi at tað eri tað er eitt sindur óheppi haldið at fara at at at nevna eina rúgvu av tingum inni í eina sovorna lóg tí at sum tað verður sagt at tað kann so skjótt vera okkurt annað sum sum kann vera

happaður fyri tað eri so er verður tað eisini tað er tað verður víst á at tað tað er tað kann vera beinleiðis mismunur og óbeinleiðismismunur beinleiðis mismunur tað er um ein persón verður verri viðfarin enn ein annar verður hevur verið at ella hevur verið viðfarin í í samsvarandi støðu vegna eyðkenni sum er nevnd sum eg nevndi áðrenn ella tað er ein óbeinan mismunur sum ein seding umfortreyt ella mannagongd sum at síggja til eina utrál ger at ein persónur verður verri fyri enn ein annar vegna eyðkennirar hetta er tó ikki galdandi um ásetingin fortetin ella mannagongdin objektivteg grundað á sakuligt endamál og tiltøkin er ja so kemur ein rigga av teksti har ha men tað sum eg kom ett sindur inn á stendur aftur her tað er tað er heta her at mann kennir seg ha altso hetta her hvussu mann følir seg altso eg halditaðer øgiliga ringt at handla upp á følir ser og kunna prógva følið sær sovorðið tonkur kann kanska føla okkurt vera keðiligt og og sum hevur misskilt ha og so er nakað sum komi inn har eisini sum verður nevnt sum kynslig kapping tað vísir seg at vera forferdiliga aktuelt í

má siga tað har sum eg ferðistil dagligt og har sum eg komi frá og um so onkur annar hevur ein onkra aðra kynsliga sannføring enn eg ella tú ver ik happaður fyri tað eg haldi hetta her hetta er mán prøvar at kóka nakað upp sum ta ikki er til tað haldi eg virkuliga eg haldi tað at vit skulu halda altso eg haldi ikki at mann skal koma inn við nøkrum sovorðums heyru tað haldi eg ikki hog so kemur tað sum eg insír amíðiðhesn r uppskotinum haldi tað er tað at hetta vór fyrst frammi í tvey túsuno sekstan og so í tvey túsund og nítjan haso uppskotstillararnir vóru ella tjóðeldsflokkurin var var teir teir sumvóru í samgongu og hvørju ferðirnar at prøva hugt at hvørji ferðnar var naað álit skrivað sum eg dugi at síggja hvørtfalli báður ferðirnar so eru uppskotið var blivið vekk altso mann kláraðikkiein gonga at koyrar tær ígjøgnum og javnaðarflokkurin var við eisini og framsókn var við eisini so har har hevur verið kurla tráðunum tráðunm onkrustaðni

o tað er so er tað er verður tað nevnt at tann lógin sum erfyri mismun fyri vegna brek at hon sum bleiv í tvey túsund og ellivu at hon verður sett úr gildi tað einasta munurin á hesari visti mann tekur í áðni haldi eg mann prøvaði at at tosa eitt sindur um at megtaði sagt gott fyri hesum her offjat eg haldi at me skal lata vera við at turka heftir her hesa her lóggávun her upp á megt tað einasta sum í tí lóggávunum sum er sum mann kundi sagt skuldi mann farið inn á tikið við afturat tað er tað sum eiti tillagingarskyldan har sum eg veit ikki um tað er møguligt at fáa tað inni í ta lóggávuna sum sum er galdandi har sum mann hevurskyldi til at tillaga umstøðurnar ar tað møguligt og viðkomandi sum hevur hetta her brekið at hann kann útføra tað arbeiðið sum sumhann skal gera

eg haldi altso altso vistur tú hyggur vist man hyggur galdandi lóggáva altso løgnslóg um at banna mismunn á arbeiðsmarknaðinum orsakað av breki varð sett í gildi tvey túund og ellivu sostatt er tað longu bannað at gera mismun vegna brek á arbeiðsmarknaðinum tað stendur púra greitt her og tað er tann lógin sumn ætlar at seta úr gildi tí mann skal gera eina aðra lóg í gildi og grundin til at mann skal seta ein aðra lóg í gildi sum mann líka sum turkar upp á onkran annan tað er simpult enn tað at tá mann skal hava seld annað inn har summi ar og eg eg trúgvi at tað sum telur mest allarmest taðbeint tað er kynslig orkentering sumann vil hava inn og vit hava ótrúliga sterkar kreftir í samfelagnum í dag sum bliva við at royna at fáa og implementera sín part inn lógina og

hesin her lógarpsmínum sum gongur fyri seg nú at mann prøvar alla tíðina upp á aðrar mátar at turka av onnur fólk fyri at fáa tað inn í skipanirnar so

við uppskotinum tað tað er so tað at at tryggja javnviðgerð og forða fyri mismun og tað er

ja eingin av okkum vil mismun altso eg eg trúgvi ikki at tey tey fólk sum í dag sum sum gera mismun er at tey hava ein trupulleika í sær sjálvum tað tað vil leg siga eg trúgvi at samfelagið sum heild tað ynskir ikki mismun tað er

tað einasta sum sum eg nevndi í áðni tað er henda tiljangarskyldan og tað er so ein nýskipan sum sum verður verður nevnt eg havi fyrsovitt ikki so forferdiliga nógv at siga meira um hetta her enn at at eg haldi hetta uppskotið hetta fer sjálvandi at fáa tað viðgerð sum tað skal í rættarnevndini soleiðisnar at vit kunnu lýsa tað til lýsa tað til lýsa tað grundtiða men eg má siga tað at sum eg havi lisið uppskotið nú og sum eg standi so so so taki eg ikki
undirvísingaruppskotini ja takk fyri næst at røða er
takk fyri frú forkvinna ja hetta er triðju ferð eg viðgjørdi eg viðgerði hetta her uppskotið og mín prinsipiella støða er ikki nakað broytt tað einasta sum er broytt nú at eg eri ikki bundin av at taka undir einum samgonguuppskoti og tað hevur verið í problemið tvær tær fyrru ferðirnar at eg havi viðgjørt hetta uppskotið vit royndu í farnu samgongu at fáa gjørt nakrar tillagingar fyri at tað skuldi blíva meira áturligt fyri okkum í framsókn og eg síggi at tað hevur mann enntá droppað í hesum uppskotinum eitt sum er øgiliga grundleggjandi í hesum her uppskotinum tað er tað at tað verjir fyri fornermilsi altso tað verjir fyri at nakar altso tað tað tað tað verður baserað upp á eina kenslu altso hevði morsan gjørdi tað beinanvegin tá ið vit gjørdu vart við tað at hann strikaði hesa orðingina í við tí avleiðing altso tað sum hendan lógin heilt fýrakanta visti hon var galdandi her á hesum arbeiðsplássinum í dag so kundi eg staðið her og sagt mína ærligu meining um til dømis sambandspolitikk ella løgmann ella onkran og so kundi kristian andreasen sum jú kennir lógina og veit hvussu mann skal brúka tað hann kundi saksøkt meg fyri at hava gjørt tað at mítt útalisi hevði ta avleiðing at hann kendi seg minni verndan og sambært hesi lógini er tað upp til mín at prógva at tað ikki er so at kristian andreasen blívur fornermaður at at eg havi úttalað meg um flkkin til dømis altso so langt úti er handa lógin vissi mann skal forstanda heina fullstendiliga bókstaviliga tað er eisini gott í hesar lógini hon kundi til dømis iti løgtingslóg um at banna mismuni og talufrælsi og tryggja javnviðgerð og seints suðuri sá að hon so hevði heitið á lógini verið meira dekkandi etta er so heilt heilt øgiliga grundleggjandi skeivt hendan her lógin tá ið tað er sagt so so skal tað ikki vera nakar ivi um at at vit halda at alt sum kann gerast eigur at verða gjørt fyri at fyribyrgja happing eitt nú á á arbeiðsplássinum men eg trúgvi ikki at vit við at regulera í smálutir samskifti ímillum fólk á arbeiðsplássinum fáa steðgað happing og serliga ikki also christian andreasen kundi sagt at eg var býtt ella eg var ljóð tá it eg var tjúkk tað tað hevði eg ikki vart meg upp á nakran máta av hesi lógini men vissu ansegði nakað um framsókn so varð eg vard av lógini og er tað nakrastaðni vit hava behó fyri talufrælsi so er tað í mun til politiska sannføring at mann skal fimma upp á í einum parlamenti at koma við einai lóg sum tryggjar at eingin kann úttala seg politiskt upp á ein máta sum ger at tú følir teg minni verda

sjálvandi hetta ermann hevur havt hesa lógina leingi í danmark og hon hevur livað eitt øgiliga friðarligt lív man mær vitandi hevur mann helst ikki brúkt hana nakað serligt men men tað sum vit uppliva í dag altso nemliga hetta her at hon kann gerast øgiliga aktuell tí at tú sund borgari kann gera vart við mær dámar ikki handan sangin danskisang er ein ung blómpii er eitt gott dømi at eg kann fáa steðga arbeiðsplássinum við at syngja ein sovorðnan sang tí tað sær meg tað kann vera ailt møguligt annað sum ber til at brúka hesa lógina til vit í framsókn halda at dialok er so heilt ótrúliga viktig eisini tá ið hon er særandi eisini tá hon fer undir høgina á okkum vit blíva kedd sjálvandi er tað okkara fremsta skylda eisini at samskifta á ein veruligan hátt sum sum sum ikki særir fólk nei vist tú ongantíð hevur sært nakran í tínum lívi st tú ongantíð hevur fornerman nakran við hennari útsøgt so hevur tú ikki sagt nakað av týdningi í lívinum vil vera mín pástendur so at vit íarbeiðsplássinum framyvir bara kunnu snakka um veðra bindiuppskriftir

í sjónvarpinum við mun ikki snakkað um dagur um viku tí tað er øgiliga skjótt at tað blívur okkurt sum onkur følir seg kendan av tað tað er so innlýsandi at vit sum ein leberalur flokkur ikki kann taka undir við hesum uppskotinum í samgonguni gjørdu vit nakrar royndir at fáa tillaga hetta uppskotið soleiðis at vit kundu liva við tí men tað sleppi eg undan nú so eg fara bara at vera púra greið at vit fara ikki up á nakran máta at taka undi við
sum uppskotið takk fyri ja takk har var ein við
merking frá kristian andreasen ger so væl takk fyri frú forkvinna eg má siga at eg eri púra samdur við rutt vang í hennara sjónarmigim tað er jú ótrúliga torført og faktiskt er tað lóggávu si at lóggeva um tey tinginismonnin tosar um tey moralsku viðurskiftini og okkara atburð sína genereltu samfelagnum at at fornerma ein annan er jú longu umfatað av revsuløgini vistut er mann tosar um aðrumoying tað er altso lóggevarin hevur langt síðani orðnaðsi tingini her peint tað sum eg havi trupullekar hav tað r taðat mann nú roynir at roynir at dyrka hetta her henda her javnrættindi ar tað mismunir til at gera sær dælt av einum øðrum fáa ein politiskan fyrimun burtur úr tí at vera so øgiliga ops upp á hetta her sum sum lóggávan og altjóða sátnananr langtsíðan hvir tikið sær av tí er eingin tørvur á hesum lógini yvirhøvur

ja takk ruttvang ger sovæl ja og tað er eisini eitt eitt nemliga ein viktigur partur av hesum her at mann frammanundan er øgiliga vardur og at koma við einari so ekstremari lóg sum faktiskt ger seg inn á talufrælsið beinleiðis tað styrkir bara mína støðu við hesum málinum tá ið tað so er sagt so eri góð ting í hesum uppskotinum til dømis hetta her við tillagingarskylduna í mun til fólk sum bara brek tað haldi eg er er er fínt vissi tað bara vera tann parturin so hevði eg verið munandi meira jali
tey eru munfleiddar her lógaruppskot takk fyri ja takk næstur at røða er inga sólam olsen
gersovælja takk fyri harra formaður eg haldi a heta er triðju ferð eru framsøgufólk við sínum málinum fyri tjóðveldi tvær ferðir í seinasta valskeiðið og so aftur nú og ja eg hoyri tað at einas orsøk til at framsókn kanska var við upp á okkurt seinasta vat t it tei vóru í samgongu tí tað sum eg hoyri nú tað er í øllum førum ein fullfullkomin samanrenning av framsókn og fólkaflokkinum eg havi veriðher nakrar dagar tað er tað verið í øllum málunm ghavi eg oyrt higartil ein fullkomin samanbræðing av hesum bákunum altur so tað er kanska ikki so løgið men men eg haldi tað er nokk so løgið at at serfrøðingar á økinum her inni ikki lang vðan hava fingiðokkurt sum minnir um nobellhoyrisløgn tí at altso hetta her lóggáva má vera púra burturvið í øllum øðrum londum eisini san eg so burturvið í føroyum sum tú hevður sagt til at vera tí hetta her er lóggáva í danmark eftr er lóggáva í grannalondunum eftir eisini lóggáva í es har hevur mann altso sæð tað verið neyðugt við hesari her lóggávuni tað e ikki verið nokk við teimum altjóða ásetingum sum annars eru og ja vit hava tikið undir við viðvit vit eru við í í ymiskum konvensiónum men vist tað kemur til tileystursáttmálan lannarættindi og sovðr nakað so so er tað ikki implmimentera í føroyskari lóggávu so har er har er nógv arbeiði sum skal gerast og tá ið rut vang tosar um ati nú skal man ikki kunna siga nakað um nakrað nakrastaðni at tsohetta er ein arbeiðsmarknaðarlóg hetta er altso ein avmarkað lóggáva fyri arbeiðsmarknaðin eg rokni við at tað loyvi at at tosa ringt um tjóðveldið og eisini framsókn á arbeiðsplássum uttan at tað verður generaliserað sum eitt brot etir hesari lógnum vist tú ikki verður brúkt ímóti einsøknum persónum og at halda at tað sendis so øgiliga væl til tá tað kemur til happing og mismun í føroyum so veit ikki hvørjum umhvørvi mann livir í ella hvat mann hoyrir annars frá fólki tí at tað er sanniliga happing í føroyum sum eg segði eg havi verið framsøgufólk í hesun her tvær ferðinar ááður frú forkvinna eg veit ki um
kann takahaftar í atur tað sum eg fyrr havi sagt sum framgutá endir gav veg eina ferð úr einari sálarfrøðilikanning sum ein av okkara sálarfrøðingum anbjørg abrabsen gjørdi fyri tað mundi skjótt vera einu fýra fimm ára síðani og tað var sor ein kanning hvar hon brúkti tøl hvar ið hundrað hetta er so gott nokk fyrst í øldini men tað er ikki broytt so øgiliga nógv at hesa her esn her spurnakan kann ekki e bleiv gjørd hvar ið hundrað sjófólk føroyski menn blivin spurdir um teir á seinasta túrunum høvdu verið varugur við at nakar av manningini var happaður og av hesum hundrað spurdu svaraðu níggjuoghálvfems og áttaogtjúgu av toimum svaraðu ja einoghálvfjerðs farara nei tað vil siga áttaogtjúgu prosent høvdu upplivað happing á seinasta túrinum ikki í teirra lívi sum sjófólk á seinasta túrinum og eg skal heiltsa siga eg havi eisini arbeitt ví enum fakfelag sumumfatað tað øki at hatta er gerandiskostur á sjónum dag í dag so at tað ikki skal vera brúk fyri lóggávu á hesum økjinum í føroyum tá ið mann hevur mettu at verða brúk fyri tí alla aðrastandandan um okkum ja tað er kanska ikki rætt at brúka orð sum slutur og røvl men tað er í øllum førum ikki í tráðu í veruleikanum tí tað er sanniliga brúk fyri lóggávu hesum økinum og tað er tað man hevur innsæð aðrastaðni tí lóggevur mann um hetta og at tað skal vera ómøguligt at praktisera ja men altso nú hevur luknandi lóggáva verið í gildi í grannalondunum og í es í nógv haransár eftir hondini altso tað er at hyggja eftir hvussu að veðurpraktisera har vist tað erat mann vil læra eitt sindur um tað sjálvandi kann tað praktiserast smann vil tað og ingilín ditlex ditersen strøm sum hevði ena góða røðu og hon spurdi eisini reitoriskt um tað so skuldi vera loyva at stjala og annað altso tað er ein rúgva v av av revsirættarlóggávu sum eisini sum eisini hvílir á subjektivar ogorderingar hvussu ofta hava vit ikki til dømis mál um neyðtøkur og annað hvar að er ivi um hvat farið fram og hvat og hvussu hetta her ikki ókent land í løgfrøði at tað kann vera at mann skal út í metingar um hetta so tað haldi eg vera ein undanførsla og eg eg dugi ikki at síggja altso tey tey flestu siga seg vera ímóti mismuni sum hava havt orðið her at tey eru eru grundleggjandi ímóti at tað verður framdi mismunur og tað tað trúgvi eg eisini eg rokni ikkivið at tey nakar her inni sum sumheldur at tað er í lagi men hví so ikki bara samtykkisa lógina tað kann gott vera at okkurt er í her sum sum sum skal rættast til altso nú eg eftirlýsti ruttivang tí sum var la tað til av eg minnist ikki ordiliga sjálvur uttan at hvat tað var sum skuldi broytast í í tí uppskotunum sumhevði mortensen tá verhandi landssýrismaður bara fara í tingi mentað ber væl saktans til at gera slíkar tillagingar eisini í hesum um tað skuldi verið so bara kolldøma ti útgangspunktunum tað tað skilji eg ikki ordiliga tað tað eigur at bera til og so er tað eisini øgiliga viktigt hetta her við tá mann nú verður tð nevnt um brek breklóggávu at hinda her tillagingarskyldan sum er í her altso tað er hon brýtur altso av og og og ger hesa her lógina nógv meira alvendiliga enn tað sum eg galdandi í dag so eg haldi og tað var eisini kristin andreasen førdi fram at at heta her er kanska arbeiðsmarknaðpartarnir á arbeiðsmarknaðinum tað veður so øgilia ofta sagt á fólkaflokkinum tá tað tænir onkrum arbeiðsgevarin haldi altso vit skuldu í øllumførum ikki gloyma tað at helvtin á arbeiðsmarknaðirnum tað sum er løntakkarar síðan teirra fakfeløgin eru øll samd í at tað eftir rætta at gera so tað er ikki at gera ímóti øllum arbeiðsmarknaðinum at koma við hesur lóggávuni eg veit tað at starvsfelagið tú eitur í dag í fleiri ár hevur verið verið íðin fortalari fyri at fáa júst hesa her lógina setta í gildi í føroyum tí at tey uppliva at egr brúk fyri henn og so eri eg ikki tann sum skal siga hat ikkiheur búk fyri henni so eg fari at mæla til at at hetta her uppskotið fer at fáa eina positiva viðgerð tá tað kemur í nevnd takk fyrijtakk var onkur
viðmerking christian andreasen ger sovæl takk fyri frú forkvinna eg má siga tað at eg eri ikki at hoyra áskoðanir at sjálvt fyri tað at man heur eina lóg í danmark at vit senda slepa brúka han í føroyum og tað tú held ikk at tjóðveldið líkasum a helst ikk vera útgangspunktu hjá tjóðveldi men lat tað fara eg vil siga tað at tanndanska lógin er hon líkist altso hon líkist eitt sindur hettir uppskotu sum fyri liggur men men her er man skrúva øgiliga nógv ting upp á afturat sum sletts ikki standa ítí etí donsku lógini og eg havi ongantíð sæð ein danskan lógartekst sum sigur at tað er forboðið a mobba onnur fólk ella mogning ella og sovíðari altso hvussu langt skalt tú fara í lóggávutekstunum skalt til at stýra fólkið í teirri moralsku atferð so eru vit farin langt forbý ta vanliga sum er við lóggávuarbeiði a gera tað eru aðrar meganismur sum sum sum skul svíra tíður so víðari altso mismunur og happing er tað tað sama ella hvat alsu tað ertað err fyri sovur kategoriskt hvar ymiskar

gsæja takk fyri eg skilji ikki ordiliga hatta har tí at so tenres seksogtrýss b eru eisini galdandi í danmark í nøkul lunda og tað er hon viðgjørt sanniliga happing so tað er absolutt ikki ókent í dánmark heldur heta her r so fyri arbeiðsmarknaðin og altso eg skilji ikki ordlia hvat problemið er har altso ja tað tað kann vera subjektivur hvat er happing hvat mismunur men men tá ið t ið vit nú hava hesa lóggávuna aðrastaðni eg nevndi ikki bara danmark eg nevndi eisini es og tað er eisini galdandi í hinum grannalondunum tey hava praktisera hitja lóggávuna í fleiri ár so kvann eg hyggja eftir og o hon verður øiliga lítið brúkt tíbetur eg rokni eisini við at hon hevur verðu lítið brúkt í føroyum men arbeiðsmarknaðurin sjálvur altso tann parturin av arbeiðsm marknaðin sum eitur løntakararnr eftirspyrji hesi lógini tað sigur mær so mikið at tey halda tað vera fyri hálv fyri henni so men men sum sagt tað kann gott vera at her eru nøkur ting sum skulu beint tekniskt stikkast hil betri tað tað kann gott vera tað kann gott vera so at hon verður lættari at praktisera tað veit khristin andreasan nógv betri enn eg hann er løgfrøðingur men at mann í útgamðspunktunum skal kolldøma ana bara tí at her eru nakrar subjektivar metingar inni

vangfar eina viðmerking ger so væl takk fyri eg eri eg fylgi ingorssólan olsen púrasta í hesum her nemliga mentanin við at hava eina rukku umborið á skipi og og eg havi sjálv verið í umhvørvi har sum tað hevur verið happing tað er forferdiligt men visi eg hyggi eftir hvat tað er sum hendan lógin frigar so haldi eg at tað sum eg havi verið vitni til hevur ongantíð verið hesi tingini og egentiliga er happing merkt av at tú ert bara úti eftir einum persóni uttan nakra serliga orsøk at gera politiska áskoðan til eitt eitt vart øki har sum tú ikki skalt kunna siga tína meining treytað av at tú ikki sær nakran tað er ú nakað heilt annað enn happing í
takk fyri
ja takk ingasalan olsen ja takk eg eg eg veit ikki hvat tað er hvar ið í í hesi heni í hesum er lógaruppskotunum ta sum gevur rutvang ta fatan at man ikkiskal siga sína meining tað er ikki tað sum stendur í her tú ikki loyva at gera mismun tú skalt ikki brúka tað ímóti fólki at tey hava ein høgalit ella tey hava eina sannføring ov einuhvørji slag at tað eru eitt annað tað er tað tað snýr seg um tað snýr seg seg um at fólk ikki kunnu siga sína meining tað stendur ongastaðni í her yvirhøvur so eg eg skilji yvirhøvur ikki hasa atfinningina tí at hon hevur í øllum førum ikki haldað í hesi í hesum lóggávuni hesu uppskoti
takk fyri ja takk næstur at røða er
ja vita vit viðgera eitt uppskot frá tjóðveldi ella meginpartin av tjóðveldinum tí at har er ein uppskotsstillari sum ikki er á listanum tað er pollareynatúgvu men eg veit ikki um um tað er á politiskum orsøkum ella um tað bara er ein tilfeldiheit øheg haldi onnur hava verið nokk s nógv inni á hvat málið snýr seg um og eg haldi at tað er fleiri hava nevnt tað tað er ein sjálvfylgja at vit eru samd um at happing atidiskrimonering ella tað gera mismunn at tað er skeivt eg haldi tað kevist má ikki brúka so nógva tíð upp á at diskutera men vit eru ikki heilt samd um loysnina upp á hendan trupulleikan tí summi hava altso skal hon koma frá borgaraunum sjálvum at borgararnir innsíggja varka hetta hetta er skeivt hetta er hetta erikki rætt sum fer fram á okkara arbeiðsplássi í skúla ella hvar tað er ella skal landið inn og og og sentral stýra hesin her skulu vit inn við lóg og og straffa fólk sum sum ikki vilja rúka rætt á hesum økinum o eg haldi tað er tila at tað er tað sum sum skilir partarnir og eg vil siga at at hetta er eitt ja eg vetk ha mhn skal kalla tað eitt eitt útlendskt rak ella ella uppi í tíðini at at tað man følir seg fornærmaðan ella at ja at onkur er traðka seg á tærrnar so so skal mann sensurera tay í tingini vekk og tað ger seg inn á okkara talufrælsi og tað tað kemur serliga til sjóndar á internetinum h vist tú ert á facebook ella jetup ella á slíkum síðum so so er ikki tikið undir við nøkrum sjónarmiðjum og mann sensurera tað og tað er tað er tað er ræðandi tað er øgiliga ræðandi at okkara talufrælsi skal tapa ímóti tí tí fornermilsunum sum vit vit menniskju kunnu uppliva so vit øll uppliva av og og og eg haldi at hetta lógaruppskotið vist ikki er akkurát har ligur tað øgiliga tætt at at hesum hesum ráginum og og tað sum undrar meg tað era at tjóðveldisflokkurin er ein ein flokkur sum vit loysa men so kannman siat menn tó um um m um tjóðveldisflokkurin sat við valdu nú søtu arbeitt fyri at loysn men samstundis so skul vit innflyta slíka lóggávu úr danmark og øðrum londum og tað er av so ræðliga nógvum økjum tá kendi politiskar koyrektheit og virðini sum lgbt og aðrir felagsskapir standa fyri og nú tá vit nærkast at gera gera gera okkum inn á talufrælsið og eg vit eru kanska ikki heilt samd um um vit gera tað ella ikki men vit vit koma øgiliga nær at uppat talufrælsinum og tað er nakað sum sum okkara forfretrar hava stríðst fyri í øldir at at vit kunnu siga tað sum vit hava upp á hjartað men men við talufrælsunum fylgi sjálvandi ein stór ábyrgd við og eg haldi at at kjaðtlilsfólkurin ferð eftir ferð ger upp við nógv av teimum siðbundnu tingunum sum vit hava bygt okkara samfelag og ja faktiskt vilja víkja frá teimum tí at henda lógin hon er kopierað úr danmark úr forchavlingslógin og og onkra lóg ella økið sum eitu liðubehandling og og beint á løgu hon prikaði okkum í í samgonguni í gjár við at ja men vist tað vareitt ríkislógartilmæli viðgjørdi tá ð tað var taðn almenna lønarkonturin so høvdu vit samtykta við brestin men men tað prikið takið ikki serliga nær tá ið tey tjóðveldi og og aðrir flokkar vilja súgva øll hesi her útlendsku ragjuni inn í okkara samfelag hvat hvat er so føroyskt við tí eg síggi ikki tað føroyska ja tí eg haldi at vit vit tá ið tað kemur til hetta vit nøkur av teimum heilt grundleggjandi virðunum í einum demokratiskum samfelagi sum vit eru samd vit eru samd um at hetta er ein trupulleiki men vit eru als ikki samd um loysnina tað haldi vit kunnu róliga staðfesta og okkum í miðflokkinum vit vit dáma í øllu førum ikki hesa loysnina og su koma eitt sindur nærri inn á ítøkiliga uppskotið so tað tosa við fólk um at vit skulu viðgera heta her í morgin so havi eg bara møtt spurninginum ja men altso hvat hvat er difinatiónin av at gera mismun og hvussu verður lógin so praktiserað altso hvussu hvussu verur hetta gjørt í praksiskt kann mann klaga um klaga um eitthvørt sum mann er fornermaður av ella har mann føldi at mann var fyri mismunin og tað er serliga grein tíggju sum eg haldi økeðilig ogal christin andreasen hevur ver inni á tí tí grein tíggju har stendur at um ein persónur ið metir seg vera órættaðan vísir á veruligar umstøður ið benda á at beinleiðis ella óbeinleiðis mismunnirir verða framdar áliggur tað mótpartinum at prógva at slíkt brot ikki er framt og tað er ikki galdandi innan fyri jurðoyna generelt tí tá er tað eg veit ikkihvat mann kalla tað men danskararnir kalla tað direkti forscelesbehandling tá er tað nei orsaka nú blandi eg tað saman

danskarin kalla tað lðbwispurdi altso tað er tað vanliga útgangspunktið at liðufmbwispui men her fer mann til

deelt bwispurd og tað er ein ræðuliga grundleggjandi broyting ella frávik í aðrari lóggávu og so kann mann spyrja seg sjálvan visu mann tekur onkur dømi altso hvar nær er mismunur gjørdur altso vissu tíggju fólk søkja itt starv og tíggju fólk hava tað eina upprunan og hin tann ein persónur hevur ein uppruna og hann verið settur verður tað so beinavis sett fokus á hervur ein mismunur gjørdur líkasum allar yvirskriftir handla um javnstøðu við við kynum a at at nú eru tjúgu menn sum søgdu og og hálvtrýss kvinnur og ein maðurplað settur so er tað n trupulleiki og øvit vær damar nokk so illa tað fokusið sum onnur hava nevnt jamen so er ikki øll positivt nevnd í lógini so nøkur kanst tú gera mismun á allíkavæl tú kanst gera mismun á ein ein havnarmánni á klaksingi tað er einki sum sum forðar tí í lógini

og ja mann kundi tikið fleiri onnur dømi men men sum frimun rasmussen og aðrvísti a og magnus rasmussen so er málið viðgjørt tvær ferðirar áður og og tað vísi eg at øgiliga øgiliga nógvir manglar í uppskotinum og generelt vánaligt lógarsmíð tá ið tað hava viðgjørt t í rættarnevndini og ja og generelt so haldi eg tað riggar øgiliga illa at vit byggja lógur á okkara kenslur til dømis nevnir lgbt at tey ty fegnast um at kynslig sannføring og og kynslig samleiki verður viðurkendur og kynslig samleiki tað snýr seg ombært um hvat mann følir seg vera hvussu veit eg hvat hvør einstakur persónur følir seg vera og hvar tso hevur nakar eitt pappír upp á at at hann er hetta at byggja lóg á slíkar kenslur tað tað tað hóvar mær øgiliga

fyri at taka samanum so so haldi at vit eru púra samd um at happing tað tað hoyrir ikki heima nakrastaðni tað er skeivt og tað er ein tað er ein stórur trupulleiki í okkara samfelag men eg haldi vit eru bara ikki samd um loysnina eg haldi ikki at hetta er loysnin tán trupulleikan og kanst so skoyta upp í at hetta her við tillagingarskyldini sum hann hevur gjørt saman við megd tað fyri mær tykist tað at víkja eitt sindur frá restina av lógaruppskotunum og tí haldi øll føriu í rættarnevndini skulu hyggja nærri at í møguliga tað liggur nakað í tí partinum men men restina a uppskotinum hóðat mær illa og eg haldi ikki at tað er eit
eitt gott uppskot takk fyri ja takk har vóru onkra viðmerk
mingar ingol sólhan olsen ger sovæltakk fyri frú forkvina ja ka líka fyrst bara siga aðrai røðara ati at vera tjóðveldsfólk tað merkir altso ikki tað at men perautematikk skal vera ímóti í øllum sum hendir og hendir í danmark um kemur haðani alt tað sum er gott sum kemur aðrastaðni tataka vit fegin ímóti bara fyri at gera tað púra greitt men tað er opinbært eitt eitt eitt argument sum sum miðflokkurin brúkar í sínum sínum politikki men so ætlaðiat spyrja stefan klein poulsen hvat ið tað er hann meinar við tá ð hann sigur heta ger seg ímóti føroyskari siðvenju altso hvar ger hetta seg ímóti føroyskari siðvenju er tað føroyskt siðvenja sum vit skulu halda fast í at happa er taðer tað tað hann míina við og so nevnir hann eisini hetta her við at at at at at tað sum ikki stendur posa g nevnti hesi lógini at tað er loyvt altso eg rokni við at sjálv kristan andreasen er ósamdur við honm í tí at fyritaskir hút ikki nevnt í einari lógarparagraff sum sum lógarbrot at so er tað loyvt hatta har er

posan ger so væl fyri forskotini á tað eg nevndi í siðvenju so tosaði eg um um talufrælsi sum ein part av einum grundleggjandi virði sum vit hava framíhjárætt av at at tað er til staðar í dag og eg haldi at hetta uppskotið nærkast øgiliga nógv at at gera seg inn á talufrælsi sum ruth vang lýsti øgiliga væl og tað snýr seg slett ikki um nakað við at at happing er ein góð siðvenja nei altso eg nevndi hetta her við at nógv ikki er positivt nevnd í uppskotinum tað merkir ikki tað at mann skal gera brúk av tí men hendan her lógin kemur ikki at demma upp fyri øllum allari happing og øll mismunis verða gjørdir tí vit kunnu bløða við at at koyra meira eftir hendan listan men happingin og annað trúgvi ikki verður so sama um hetta lógini eru ella ikki so lá meg ikki serføroyskt bara á at at tjóðveldi vil taka so nógv ítlendskvirði og ikki vil ja verja nøkrum av teimum siðbundnu og føroysku virðini sum hetta er kanska ikki serføroyskt við talufrælsinum men á tjóðveldi so ofta vil víkja frá
tað var mín undran
ger so væl tá ið mann ger lóg so er tað ólavt týdningarmikið at hon er ítøkilig og tað ber til at fylgja henni til dømis er ikki loyvi at koyra meira enn fýrs við óbygdum øki tað er rættiliga ítøkiligt men hendan ásetingin í ásetingar í hesari lógini eru øgiliga óítøkiligar og øll kunnu verða ákærd fyri bæði eitt og annað um hetta verður galdandi altso happingar rokna so mismunur tá ið óynstur munnur ella likamlig apur verða framd við tí endamáli ella avleiðing at ein persónur vegna tekur eitt nevnd og eyðkennir kennir minni verda altso har eru minst trý ella fýra orð sum kunnu tulkast so langt at alt kann koma ín undir tað væntar stefan klein poulsenski at tað verður ófatiliga trupult at um
eina sovorðna lóp
steffanklein poulsen gersuvæleg eri púra samdur við biljustinusen frú forkvina lógur mugu vera ítøkiligar lógur mugu hava eina eitt eitt grundarlag sum sum tú kanst krøkja teg í kenslur kanst tú ikki krøkja tað í upp á nakran mátar kenslur fara upp og niður og og vit a also vit hava øll verið fornermað vit øll fólta okkum traðkaða tærrnar og viðhvørt ja viðhvørt varda kanska órættfram viðhvørt er tað bara kenslur at byggja lógir á slíkar kenslur vit koma ongantíð á mál vit koma ongantíð á mál við at byggja lógrarkenslur og it síggja tað nú tá ið tá ið hjúnabandslógin bleiv broytt hvussu nógvar fylgisbroytingar man skal gera og o tað blíivur við að tað tað fær ongan evnda vit mugu ankra okkara lógir í nakað ítøkiligt og nakað sum er meir stabilt enn okkara kenslur
takk fyri so eru tað ikki fleiri sum hava bið um orðið so hetta løgtingsmál nummar hundrað og tveyogtjúgu tað verður beint í rættarnevndina og næsta mál á skrá er fyrsta viðgerð av løgtingsmáli hundrað og tveyogtretivuogtjúgutjúgu tað er eisini mál sum fer í rættarnevndina tað er uppskot til samtyktar um veðurlagslóg og eg skal biðja um framsøgufólk tað verður fyri fólkaflokkin annika olsen fyri javnaðarflokkin ingilín didigsen strøm fyri sambandsflokkin erhard joensen fyri tjóðveldi hervør polsdóttir fyri framsókn bjarni kárasom petersen og fyri neifyri miðflokkin steffan klein poulsen taðn fyrsta fáa orðið verður annikaolsen
takk fyri frú forkvinna ja til viðgerðar er nú uppskot til samtyktar frá ingilin strøm og hervet posdóttur um at leggja fyri tingi og fyrireika lógaruppskot um eina veðurlagslóg og tá mann lesur hetta uppskotið so fer tíðin sjálvandi eitt lítið sindur aftur í árunum til tá ið ið okur fingu samtykt veðurlagspolitikk føroya frá tvey túsund og níggju tað var faktiskt eitt stórt framstig at eitt samt løgting tók undir við veðurlagspolitikkinum frá tvey túsund og níggju eitt uppskot til samtyktar tí at sjónarmiðini vóru rættiligani ymisk mann var øgiliga kaska man siga gjáin var stór ímillumsamgongu andstøðu ímillum borgarligu flokkarnar ogog flokkarnar vinstrumegin so tað at okur fingu eina miðleingju og eina semju um hvussu mann kann røkka hesum veðurlagspolitikkinum tað var faktisk eitt stórt stig stórt stig eisini í mun til tað at okur høvdu beint frammanundan vraka kyotusáttmálan og ella í hvørfall ikki vilja tikið undir við at fara undir at fylgja tí sáttmálanum sum setti tað so mál at mann hevði nítjan hundrað og hálvfems sum støðisárið tá ið mann skuldi lækka ella seotveyútlátið tann tilgongdin var rættiligani drúgv til at fáa hetta uppskotið til samtyktar í løgtingi skjótt syfti seigur og tunga takið tað fakliga tilmæli sum bleiv handað landsstýrinum tá varð sjálvandi grundarlagið undir tí at okur fingu hendan politikkin vinnan hon bleiv tikin við upp á ráð sev sum tann tungu aktørurin var var eisini við í tilgongdini aðrir aktørar sum rópt magn og vinnuhúsi og sovíðari øll tey sum hava eina aktju í hesin her tey vóru øll við í í tí arbeiðinum og og bakkaði tað upp tað var eisini ein politiskur fylgubólkur sum varð settur tá umboðandi allar flokkar á tingi sum høvdu sín leiklut í at tað málið bleiv samtykt eg skal ikki siga tað var eisini orsakað av tí at tað var ein stór veðuragsaltjóða veðurlagsráðstevna í keypmannahavn í desembmanna í tvey túsund og níggju sum kanska onkursvegna trýsti okkum til at taka lógvatag saman men ikki destu minnist so var hendan ráðstevnan og har vóru allir heimsins leiðarar á teirri ráðstevnu til tess at finna eina semju um hvussu mann kundi fáa lækkað útlátið av vakstrarhúsgassum og tað var umráðandi at føroyar limaði seg inn aftur í altjóða samfelagið at føroyar eisini tóku lut og og og komm innafturíkampim og og vóru við og hóast tað tær samráðingarnar í millum heimsins leiðarir ikki endaði við einari semju tá sum vóru føroyar við her vóru fleiri umboð eisini úr løgtinginum her eg stóð sjóv fyri nógvum samráðingum við donsku stjørnina bæði undanveðurlagsráðstevnu og og á sjálvarráðstevnuni og tað sum okur fingu burturúr tað var at okur fingu føroyar nevndar í yvirlitinum hjá klimapanelinum i p tryposi altso ý i psc c c og tað har standa okur so enn o við okkara veðurlagsmálum frá tvey túsund og níggju við at hon skuldi skerja útlátið við tjúgu prosentum í tvey túsund og tjúgu sum var í fjør samanbori við ulapstølini í tvey túsund og fimm og tíverri má mann siga at tú hevur gingið skeiva vegin sum tað eisini verður víst á í hesum uppskotinum í staðin fyri at minka um útlátið so er útlátið økt við góðum tretivu prosentum og tað er sjálvandi ikki nakar stoltleiki í tí og skal mann koma við einum dømi ella einumeinum grundgeving fyri hví atta eg gingi soleiðis so kann mann kanska siga tað at tey fyrstu árini gekk tað faktisk gekk tað faktiskt gott og tað var kanska serliga tí at okur rakti eina búskaparkreppu í tvey túsund og níggju tíggju ellivu vórðu føroyar í einum tungum aldurdali men tað einasta gleðiliga okur høvdu at at vísa á tá tað var at útlápstølini faktiskt gingið tann rætta vegin tað minkaði stórum stíli bæði í tíggju og í ellivu men so gekk tað brádliga hin vegin aftur tí ati tað fór at ganga betur í búskapinum og tey biði tingini fylgjast óloysiligani at sveiggini í búskapinum og eisini útlátini frá veðurlagskassuum og eg veit væl av at inni her eru ikki øll sum eru samd í at mann skal brúka orku og tíð og kreftir upp á at minka um útlátið tað eru fólk sum ikki trúgva upp á at stwy hevur nakran týdning yvirhøvur mellum teirra kann eg so siga at tað er hvørfart viktigt búskaparliga at mann tekur hond um hetta vist mann ikki trývr upp á tað eg sjálv trúgvi eg hvørfa upp á tað at hetta hevur stórar negativar avleiðingar á okkara umhvørvi og tað eigur at takast stig ongantíð ov skjótt parisavtalan sum føroyar hava bundið seg til eru er rættiligani kaska man siga høg krøv har er tað fimmogfjøruti prosent sum mann skal skerja í tvey túsund og tretivu í mun til tølini í tvey túsund og tíggju meðan tann politikkurin sum nú liggur á liggur frammi frá landsstýrismanninum har sigur mann so tretivu prosent í tvey túsund og tretivu mun til tvey túsund og tíggju og tað sum eg haldi er umráðandi uttan mun til hvussu ambitiøssøman er tað er at mann er realistiskur og tað ber til at fremja at at tað ber til at fremja hetta sum sum liggur á borðinum tað sum eg haldi er øgiligani viktigt tað er at føroyar eru kappingarførar kappingarførar á øllum mótum tak okur orkuútbúgvingarnar sum er tann tann allarstørsta og viktigasti parturin av øllum tað at okur fáa meira viðvarandi orku tað veður seg vindorku tað verður so sjóvafalsorku tað verður seg pomtustorr hjá so framvegis tað at okur kunna vera óheft av oljuni er ómetaligani viktigt at okur kunna gerast burðardygd og kappingarføra og sleppa undan at skula innflyta fyri eina milliard um árið ella kanska meira alt annað upp á sveiggjini í oljuprísinum at sleppa undan tí innflutninginum tað i sjálvum sær er eitt gilt mál at seta sær tí tað er eisini fíggjarligur skynsamur politikkur mg havi fílst á tað fleiri ferðir eg haldi tað framvegis at tann størsta forðingin tað er at okur ikki hava nakrar greiðar kanska eina greiðar lendisklóggávu sum áseti nøkur økir í landinum har ið mann kann seta hesar góðu vindmyldlurnar okur síggja for nógv klandur ímillum aktørar har mann ikki er samdur um eitt ella tvey ella trý ting sum sum sum eru í tí útboðnum og økunum og so víðari og tað má mann fáa eina greiðu á soleiðis at tað kemur meira at gongd á og tað ikki gongur so leingi áren mann fær hesar vindmyllurnar ikki tí at mann skal ognartaka og mann skal avmarka kærufrælsi og so framvegis sjálvandi má mann gera tað skynsamt og taka ánarar og og borgarar við upp á ráð nei so tá ið tann prosessin er liðug so skuldi tað verið laga manni at sett hesar vindmyllurnar upptí sambært uppskotinum hjá landsstýrismanninum sum nú liggur liggur frammi so skulu okur heilt upp á tvey hundrað og fjøruti megavatt fyri at kunna koma nøkulunda ávegis íí mun til at røkka veðurlagsmálinum og tað sama eta við netpartinum at mann ikki er er samdur um hvussu nógv okkara net kaperar av orku hvussu viðbrekið tað er og sovíðari so tað tað má koma upp á pláss við so skulua røkka í hesum málinum

eg haldi samstundis tað uppskotið sum ingilín østrøm og herv posdóttr nú hava lagt ø á tingburð tað tað er eitt gott uppskot o eg haldi at tað er ordiliga gleðiligt at hesar ungu fkvinnurnar eru so ágrýtturnar og og vísa eisini leiðina til at at taka hetta málið í størri álvara enn enn politiska skipanin hevur gjørt síðani tvey túsund og níggju tí uttan mun til politiskar lit uttan mun til flokkar sum mukur bara ásanna at her er einki gjørt her er snøgt sagt einki gjørt og tað er uttan mun til hvør samgongu hevur sitið og øll hava ábyrgd av tí so eg skilji væl at mann er bráður nú og vil hava eina veðurlagslóg og og vl vili seta ferð á hetta økið og eg vil siga at her eru ræðuliga nógvur fyrimunir í at at leggja dent á á veðurlagsspurningin eisini mun til marknaðarføringina marknaðarføringina av førum sum eina sum eina grøna tjóð sum tekur hetta málið á álvara marknaðarføgin av havnini tórshavnar kommuna hevur eisini ein ein orkupolitikk sum sum er rættiligan framsøkin og eisini okkara vinnulív sum hevur í dengrad brúk fyri meira orkuvinarligum loysnum fyrri at tey eisini eru kappingarfør úti í heimi so yvirhøvur haldi eg ati tað er gleðiligt at viðgera hetta málið og nú hevur landsstýrismaðurin so lagt eitt ein politikk flokkarnar og sum okur so finna út av hvat okur kunna blíva samd um um tað kanska vera

takk fyri tað er ein viðmerking frá khristiani andreasen takk fyri frú forkvina so vitt eg veit so er tað einasta ferðeg mán havu havt ei ein ein umhvørvispolitikk í føroyum tað var tá ið anika olsen var landsstýriskvinna hon legði ein politikk fram tá og tá var málsetningurin át minka útlátið við tjúgu prosentum í tvey túsund og tjúgu viski miniskt rætt men tað hendi tíverri tað at í staðin fyrit tað minkaði við tjúgu prosentum so ar tað vaksið við trýss prosentum í mun til tað suman ætlaði sær tá er er nøkur serlig forkláring ppá hvussutað ber til at tann politikkurin ikki eydnaðist altso við aminkum siotveyútláti ella
mansa kann røðarin greiða frá
annikaolsen ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna og takk fyri fyrispurningin ella viðmerkingina eg sjálv sat so bara tvey ár eftir at uppskotið til samtyktar varð varð samtykt her í løgtinginum og sum sagt í mínari røðu so gekk tað faktiskt gott tey fyrstu árini men tað var kanska líkaso nógv tí at búskaparkreppan rakti og eg veit ikki um politiska skipanin bara onkursvegna sovnaði og mann ikki tók hetta her upp aftur og tók tað í álvara tí tað varð eisini í uppskotinum lagt upp til at veðurlagspolitikkurin skuldi endurskoðast annaðhvørt ár minnist meg rætt at mann skuldi leggja eina frágreiðing fyri tingi sum skuldialtso líkasum lýsa gongdina hvønn veg tað gekk hekk tað gott ella gekk tað gekk tað verri so tað hevði mann kunnað gjørt men egenti hevur løgtingið ikki fylgt sínari egnu samtykt og ofta verður tað sagt ja men uppskot til samtyktar hevur ikki líka nógv at siga sum ein lóg jú faktiskt hevur tað tað tí tað er ein samtykti sum alt løgtingið kur tikið undir við so løgtingið hevur faktisk svikið
alt samalt
takk fyri hervur posdóttur ger sovæl takk fyri ja tað er jú taskul ikki nógv til at staðfesta at veðurlagspolitikkri frá teytúund og níggju absolutt ikki var ein syce við sanda í einari øgiliga ringari støðu beint nú í mun til hvat mann ætlaði sær og eg var ikki sjálv partir av kjakinum tá so eg knn ikki ordiliga minnast hvussu tað var men tað sýnist fyrði mær at tað var manglandi politisk komitment sum var hevur verðið havt ein tóran leiklut at mann ikki ordiliga vildi binda seg til tað g sakni eitt sindur í røðuni hjá annikóðsen at hoyra hvat hon heldur um uppskotið um eina veðurlagslóg og ikki bara umorkuveðurlagspolitikk men um hon heldur at tað kundi veri ein loysn at vit faktiskt binda okkum til tað og binda har við eisini landsstýrisfólki sum kemur at sita tey næstu árini til at fylgja upp og
arbeiði við hesum í øllum
takkfyriakk fyri annikaolsen ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna faktiskt var tað eitt stórt framstig at fáa føroyar við í tvey túsund og níggju og mann helt um mann eigur eisini at virða eitt uppskot til samtyktar og tað gjørdi mann bara ikki tað gjørdi mann bara ikki og tað er tað sum er galið og hvør hevurvitð hvør hevur ikki altso skiftandi flokkar skiftandi samgongur hava bara ikki fylt uppskotinum tí uppskotið feilt í einki men fylgimann orðaskiftinum og ov lítið mann aftur á hvat hendir tá tá haldi eg at tað var eitt komt mitment eitt veruligt serviøst kom mitment tí okur vildu veruligani hava føroyar við okur vildu melda føroyar inn í altjóða samfelagið okur vildu taka lógvartað og okur vildu hava at føroyar skuldu vera kappingarført men men tíverri so so gekk tað skeiva vegin og politiska skipanin sovnaði og tað bleiv ongantíð tikið tikið framaftur tíverri og tað kann mann so bara
harmastum takk fyri takk fyri tann næsta røða verður ingilín ditressen strøm
takk fyri frú forkvina ja hetta er uppt uveðurlagslóg sum eg og hervur posdóttir hava lagt fyri løgtingið vit heita á landsstýrið um at fyrireika og leggja fyri i løgtingið o lógaruppskot um eina

tað er soleiðinar at í tvey túsund og níggju so samtyktu allir flokkar í løgtinginum veðurlagspolitikk føroya og tá ætlaði mann sær sum undanfarni røðari eisini røðari eisini koma inn á at lækka útlátið við tjúgu prosentum áðrenn tjúgu tjúgu sammett við útlátið í tvey túsund og fimm útlátið er haraftur ímóti økt við tretivu prosentum vistu vit samanbera tað við tað málið sum mann setti sær so er tað økt við hesum her trýss prosentunum

tað vil siga at vit upp á ongan máta hava rokkið hesum málinum sum vit hava sett okkum og har skal eisini sigast at tá ið vit brúka hesi tølini so eru tey tølini sum vit eru biðin um at brúka sambært veðurlagspahjst tey eru faktiskt enn hægri enn tey sum vit hava uppgivið í uppskotinum her í dag tí at mann heitir á lond um eisini at taka bunkringar av útlendskum fiskiskipum í føroyum við í rokningina nú er mann so í gongdivi at gera nýggjan veðurlagspolitikk og fyri at røkka nýggjum málinum um minking áv útlatinum so er tað neyðugt at tryggja sær at málið verður rokkið tað er neyðugt við einum bindandi politikki tað vil siga einari lóg og virkisætlanum sum vísa leiðina og tí skjóta vit upp at mann ger eina við eini veðurlagslóg so verður hetta málið sum vit seta okkum tað verður lógarásett og tað hevur við sær at eitt hvørt landsstýri má taka støðu til veðurlagsmáliði endamálið við einari veðurlagslóg er at útlatið av veðurlagsgassi skal skerjast í lógini verður sett ei mál sum løgtingið og landsstýrið setir sær fyri at røkka innan eitt ásett tíðarskeið veðurlagspolitikkur tekur tíð tí er tað umráðandi at tryggja sær at arbeiðið tað gongur rættan veg ár um ár og hetta kann mann gera við at seta eina grein inn í lógina sum ásetir at virkisætlanirnar hvørt ár verða eftirmettar og tilagaðar um tað vísir segat vera neyðugt og eftirmetingin verður løgd fram hvørt ár á einum aðalorðaskifti í løgtinginum ein veðurlagslóg í sjálgum sær loysir ikki allan trupulleikan veðurlagslógin skipar karmarnar fyri veðurlagsmálini við virkisætlanum so kunnu vit leggja gongdina fyri hvussu vit skerja útlatið av vakstrarhúsgási hvørja øki vit skulu leggja okkum eftir og einari áramálssetan um hvussu nógv útlatið av vakstrarhúsgassi skal skerjast ár fyri ár og hetta kann mann gera við partismálum í til dømis tjúgu fýraogtjúgu ogtjúgu sjeyogtjúgu fyri at røkka yvirskipaðu málunum sum man nú seta sær eitt nú í tjúgutretivu ogtjúgughálvtrýss í tvey túsund og sekstan so skrivaði táverandi landsstýrismaður íella landsstýriskvinnuna í heilsa og innlendsmálum siristenberg undir paríssáttmálan parímálin hann var orðaður á kopp einogtjúgu í parís í tvey túsund og fimtan og endamálið er at avmarka veðurlagsbroytingarnar við at fyribyrgja við eini miðal hitaøking á meira enn tvey hitastig helst undir eitt eitt hálvt hitastig síðan áðrenn ítnaðarkollveltingina í dag so er heimurin hitnaður eitt hitastig og vit síggja faktiskt longu avleiðingarnar av hitaøkingini eitt nú við hækkandi vatnstøðu broytingum í vanligum veðurlagsmynstrum og við ógvusligum veðri epcc sum er veðurlagspanelið hjá stmetur a fyri at avmarka hitaøkingina við til tvey stig so skal útlatið skerjast við í minsta lagi fimmogfjøruti prosentum áðrenn tjúgu og tretivu samant við tvey túsund og tíggju og vera heilt burtur við tjúgu hálvtrýss við eini verurlagslóg so verður málið um skerjing bindandi í tann mun at tað ikki kann skúgvast til viks eins og nú undanfarna mál í veðurlagspolitikki føroya og tað málið sum mann fer at seta sær í einum øuppskot til samtyktar visi mann velur tann loystin framyvir við at áseta mál fyri skerjingina av vaktrarsgassunum í lóg so krevst at sitandi landsstýri tekur støðu til tað tað kann gera við at seta politisk átøk í verk sum er samsvari við málið ella við at avtaka ella broyta lóggávuna tað fer ikki at bera til at lata sum einki tí avgerðir skulu takast í mun til útlátið av vakstrarhúsgassum ár fyri ár ein veðurlagslóg sum settir krøv til sitandi og komandi landsstýrið kann eins og allar aðrar lógir í fólkaræði okkara broytast avtakast um meirilutið er fyri tí og tí halda vit at tað er umráðandi at løgtingið stendur saman um veðurlagslógina og um tey málini sum verða sett bæði samgongan millum javnaðarflokkin tjóðveldi og framsókn frá tvey túsund og fimtan til tvey túsund og nítjan og sitandi samgonga millum fólkaflokkin miðflokkin og sambandsflokkin hava týðiligar orðingar sum staðfesta á skrift at vit skulu føra ein framfýsnan orkuog umhvørvispolitikk tað gevur ábendingar um at tað ber til at fáa eina breiða semju um at útlátið av vakstrarsgassum skal skerjast í einari slíkari lóg ein sovorðin semja hevði styrkt lógina munandi tí at veðurlagspolitikkur føroya frá tvey túsund og níggju als ikki eydnaðist so meta vit at tað er tørvur á at seta nýggjar karmar fær veðurlagsarbeiði og fyri skerjing av útláti vit mæla til at mann við eini veðurlagslóg heiti á at seta eit stovn eitt orku og umhvørvisráð sum skal virka sum eitt óheft ráð við serfrøðingum á økinum orkuumhvørvisráði skal geras frágreiðingar um støðuna á veðurlagsøkinum í føroyum og gera tilmæli um hvussu vit kunnu skerja útlatið hetta hevur við sær at vit á hvørjum ári hava nøktandi vitan um gongdina í føroyum og kunnu taka avgerðir á upplýstum og óheftum grundarlag millum annað kann vísast á at í danmark er tað ásett í veðurlagslógini at á hvørjum ári skal veðurlagsmálaráðharrin leggja fram eina frágreiðing um støðuna í danmark og síðani er eðalorðaskifti um hesa her frágreiðingina sum hesin óhefti hevur gjørt fleiri lond rundanum okkum hava samtykt veðurlagslógir so tað er ikki heilt nýtt millum hesi londini teljast stóra bretland svøríki danmark týskland og hálland í stóra bretlandi skal útlatið av vakstrarhúsgassum verða skert við minsta lagi hundrað prosent í tjúgu hálvtrýss samanborið við hálvfems í svøríki hava tey sama mál sum í stóra bretlandi tó at skerjingin skal verða framd áðrenn tjúgu fimmogfjøruti tað eru ymisk mál og ymsar treytir sum mann setir í veðurlagslógunum men í heila tikið fylgja tær allar onkursvegna rættiliga væl ásetingum í ella í øllum førum stremba eftir at fylgja ásetingunum í paríssáttmálanum tí at felags fyri ðurlagslógina hjá hesum londun er at teir eisini hava partsmál fyri tjúgu tretivu sum eru millum níggjuogfjøruti og hálvfjerðs prosent vit eiga í føroyum at seta okkum í mál sum í minsta lagi er á sama støði sum grannalond okkara so vit best røkka málinum í hesari her bindandi veðurlagslógini

vit eru øll góð við náttúruna sjálvandi og vit vilja øll hava eitt burðardygt samfelag sjálvandi men tað eri bara ikki ókeypis setningar at siga tað hevur verið soleiðis ínógv ár at tað hevur verið ókeypis hjá politikarum at snakka um hvussu nógv vit vilja gera á veðurlagsøkindnum hvussu nógv vit vilja hava útlátið at minka men vit síggja at útlátið økist og økist og vit koma ikki ordiliga nakran veg og tí mugu vit hugsa nýtt vit mugu sikkra okkum at tey málini sum vit seta okkum roynt faktiskt verða fylgd og at vit roynt faktiskt nóav teimum málunum sum vit ætla okkum tí uttan at vit tryggja okkum tað so er tað jú eingin grund til at vit sita her og snakka tað e ikki tosið sum fer at gera nakranmun tað er tað at vit hava nakrar ætlanir og nøkur mál sum vit kunnu fáa ført út í lívið og tað er tað sum vit skulu sementera fast at vit eru samd um at vit skulu røkka einum máli hvussu vit fara at røkka teimum og seta tað í eina lóg sum er bindandi og sum vit ikki kunnu ignorera ella síggja burturfrá tað haldi eg at vit øll áttu at tikið undir við í øllum førum vistu vit kunnu taka undir við at vitgóðtaka ein eitt uppskot til samtyktar sum ikki er eins bindandi líka sum tað uppskotið frá tvey túsund og níggju vístu seg ikki at vera so kunnu vita saktans eisini øll taka undir við einari lóg sum er bindandi har vit tryggja okkum at vit roynt faktiskt minka okkara útlát tí tað eru ikki fyri stuttleikar hetta eru ótrúliga ótrúliga týdningarmikil og ja eg veit ikki ræðandi avleiðingar sum eru av veðurlagsbroytingum eg havi tíverri ikki meira tíð men eg komi helst
uppaftur einaferð seinni takk fyri frá forkvinna
takk fyri annika olsen ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna at mær dámar fleiri tættir í uppskotunum hjá ingelin strøm og hervet polsdóttir ger mann tað sama so fer mann tað sama so onkursvegna verða okur noydd til at forplikt okum meira til tess at røkka hesum málinum tað er eingin ivi um tað akkurát hvussu tað kemur at síggja út tað mugu hvussu fara inn í eina samráðing nú tí nú er tað kvinnuuppskot sum liggja á borðinum bæði tað hjá landstýrismannum og og hetta men men her eru fleiri ting sum eru sum eru í uppskotinm sum eru fín eisini tað hevur frágreiðing at leggja fyri løgtingið soleiðis sum alla tíðina kann fylgja við tað haldi eg eisini er útmerkað er eitt lítið sindur ivasom um ett her við orkuráðnum og hava meira umsiting á økinum tí at okur hava egentiliga í dag umhvørvisstovna sum sum letur frágreiðingar til eystur á hvørjum ári eftir einum øgiliga professionellum leisli tey hava øgiliga dugnalig fólk út á umghvørsstovuni sum fylgja øgiliga væl við gongdini í føroyum so tað e ikki

ingilín didrisen strømgs nei eg haldi avgjørt eisini at tað er ikki ekspertisa sum vit mangla men eg haldi at vit mangla eitt eit eitt óheft eg vetikumann skal kalla tað ráð ella eitt eliment ella ein eitt annað sum kann koma til politisku skipanina siga hvør gongdin er og hvat vit skulu leggja okkum eftir eitt óheft ráð sum ikki er undirlagt einum landsstýrismanni sum skal kanska fyri at halda seg til tann politikkin sum verður førdur her inni annars men eitt óheft ráð sum kann geva sum kann vísa hvør gongdin er og geva óhefta ráðgeving til hvat tð er sum vit burdu og áttu at gjørt uttan at hugsa um kanska at
at mann eri settur í starv av landsstýrismálum takk fyri
tak jóhannes joensen gersuvæltakk fyri frú forkvinna ja ingilín ditessen strøm lýsir rættiliga greitt avbjóðingina og hvat skal gerast eg havi eisini saknað ítøkiligu átøk og eg haldi at í fleiri førum eg ætlaði eisini spyrja ingilin ditissen strøm um mann kki burdi bara byrjað við sær sjálvum beinanvegin her har vit í løgtinginum innan tað almenna royna at fáa skil á tí útlátinum sum vit sjálvi eru við til at vera partur av millum annað við við teimum almennu almennu bygningunum og almennu akførum og øðrum
byrja við okkum sjálvum takk
ger so væl takk fyri fyri forkvinna jú eg haldi at vit faktiskt skulu byrja á ótrúliga nógvum økjum og harav er ja útlá hjá tí almenna eitt men eg haldi at vit mugu eisini hyggja yvirskipað eftir hvat tað er sum vit skulu gera fáa gjørt eina ordiliga strategi við tíðaravmarking og fígging á hvat er sum skul gera ella ta ikki tíðaravmarking men tíðarsetan so vit kunnu fáa upp á pláss nær ymsar lógávir skulu setast í verk hvat fyri peningur skal fylgja við og hvussu vit koma fram til atta hesa era útlátsminkingina
sum vit øll ynskja okkum takk fyri frú forkvina takk fyri so verður tað erhard joense
ja til viðgerðar er so eitt uppskot til samtyktar frá hevur polsdóttir og ingilen strøm h uppskotið snýr seg um at fáa gjørt eina ella heita á landsstýrið um at leggja fyri løgtingið eina veðurlagslóg tað er eingin ivi um at okur kunna a fáa eina veðurlagslóg í føroyum rættiliga skjótt eina orku og viðurlagslóg ø ikki tí ati tað er populistiskt ikki tí at okur hava so heilt forferdiligt skil fyrití øll her inni ikki tí at okur hava skil fyri hvussu klimai ella viðurlagið kemur at arta se tey næstu tíggju árini tey næstu fjøruti árini men tí tað er neyðugt fyri

báði í í tvey túsund og níggju og okur hava tilslutt okum parísavtaluna og tað gjørdi okur í sekstan tjúgu sekstan og okur hava síðan tjúgu sekstan havt ein miðalvøkstur í útlátini siotvy upp á góð sjey prosent millum sjeyogátta prosent og tað fylgir neyvt við tí búskaparvøkstrinum sum okur hava havt so tey tingini fylgjast at

samdur í at fyri at koma víðari so skal mann seta sær nøkur rambsær upp sum koma til at gera eina eina leiðreglu fyri hvar okur skulu vera við nøkrum passandi intervalum soleiðis fimm ár ímillum hara leið tað vil siga tjúgu fimmogtjúgu tjúgu tretivu so líka fram til tjúgu hálvtrýss eg havi ikki skil fyri veðurlagspolitikki tað trúgvi e ikki at vera nakar inni er hevur men tað er iki ein spurningur um longur um hetta her verður eitt eitt avgerandi tiltak fyri føroyska samfelagiðhtta verðr ein kollvelting fyri alt tað føroyska samfelagið okkara lívsstílur okra okra máti at hugsa upp á kemur at broytast rættiliga nógv komandi árini ikki bara hjá okum men í øllum vesturheiminum yvirhøvur

nøkur lond hava gjørt ein veðurlagspolitikk millum annað danmark hann er gjørdur sera skilagott sjálv veðurlagsosjálvt sjálvt lógarupsskotið í verðurlagspolitikkinum o honterir eitt rætiliga stutt uppskot átjan paragraffur tað er líkassum ein ein yvirskipað leiðregla fyri hvar hvar skulu okur men so áset tað eisini nøkur deilmál altso nøkur nøkur ting fyri hvussu skulu okur koma har til sum okur skula og og tað verður avbjóðingin avbjóðingin er ikki at at smekka nøkur prosentir út og siga tað at okur skulu hava lekkað okra útlátið fimmogfjøruti prosentum í í tjúgutretivu avbjóðingin tað verður at finna ein balansa í samfelagnum hvussu kann hetta lata seg gera samstundis sum okur uppraðtelda eitt samfelag sum okur kenna okkum afturí og sum ikki minst ger tað møguligt hjá vinnulívinum at virka á einum grundarlagi og at tað ikki blívur henda umleggingin blívur so dýr at tað kemur at ganga fór nógv út yvir tað vanliga fólkið í samfelagnum tí tað tað er okur sum skulu búgva her og liva undir hesi nýggju

upplegg sum til dømis er komið frá donsku stjørnuni danskarar hava í í nógv ár innan fyri teirra vinnupolitikk brúkt eitt útrigt sum eitur grønvest grønwest tað er faktisk eitt hugtak sum sumrøkkur langt um tað at at tar bara tosa grøna orku tað verður hugsað inn í alla framleiðslu í allan máta at innrætta samfelagið ppá við tí vinnupolitikkinum sum teir millum annað kalla fyri grønvekst so vilja teir hava at til dømis framleiðsla av øllum handaslagi skal kunna økjast men c avtøki skal minka teir hava til dømis valt at satsa upp á eitt eitt øki sum eitur leifsaiins altso framleiðslu av kospitalststýri framleiðslu av medisini framleiðslu av av øllum altso gransking av av liinsídnaðinum og teir geva stuðul og gera innsitamentprogrammir til hvussu kann hetta lata seg gera upp á ein burðardygan máta og teir fáa bara stuðul um tað verður gjørt burðardygt og um mann kann prógva at hendan framleiðslan er betur enn tað sum hevur verið tavil siga ciavtrykkið verður minni enn hvat ið tað hevur verið í verandi og tað gevur jú enorma møguleikar og tað skapar ein fantastiskan drinamikk g tað e og tað er tanndrinamikkin sum okur skula líkasum elska fram ígjøgnum okra veðurlagslóg gjøgnum okra programmerklæringar fyri hvussu vilja okur implementera hettar her eru nógv góð ting í tí sum landstýrismaðurin nú arbeiðir við her eru alt tað innan fyri vindorku sum eg dámi øgiliga gott ponktum storich og og tað at veruliga fáa sett gongd á vindim og kunnu kunnuella økja framleiðsluna av vindi við við einum tvey hundrað og fjøruti gikavatn upp á upp á heilt heilt megavatn upp á stutta tíð altso tjúgu tretivu og so øll tey tey tey smærru við biogasi við við smærri og miðalstórum sólorskumverkum og so víðari men so eisini tey programmini sum hava hava afturberingarskipanir til dømis upp á upp á elbilar upp á hitapumpur og so og so framvegis og tað skal fíggjast tað má fíggjast við gjildum cotvygildum bæði uppá bensin disil og og og yvirhøvur umhvørvisgild og so hetta her at at stuðla at stuðla at stuðla at taka oljufýr niður er nevnt sum eitt tiltak at stuðla við bjálving bjálving verður kanska alt for lítið at undirmett al for nógv í hesi her grønu umleggingini dagføra stuðul til skipabygging hvar ið mann sigur at fyri at veita stuðul til skipabygging í framtíðini so skal tað vera fyri at stimbra orkueffektivu loysnum um borðaskipin og so ein ting sum eg haldi oku skla veruliga gera meira av í føroyum tað er at veita stuðul til teknologi til framleiðslu av ídnaðarvørum sum

oku knnu taka eitt dømi k bara taka eitt dømi frá eg havi fortalt tað fyri landsstýrismannum fyrr okur hava eitt t eina lítla fyritøku í vági sum sum framleiðir trolermar oghetta ein fyritøku hvar tað arbeiða tjúgu fólk og honsjeyoghálvfems prosent hav øllum sumda framleiða tað verður eksporterað til til fiskiflotan runt um í heiminum tann teknologiin við teimum troðleymunum ger at eitt skip við einum cettiarlemmum kansnt spara sjey hundrað litrar av olju ein dag ganga tað upp til tjúgu skip ganga tað upp til tveyhundraðog hlvtrýss diatiónina um árið ganga tað upp til tíggju ár so hava okur eina fyritøku sum veruliga flytur øgiliga nógv á tí orkupolitisku økinum sovorðnar fyritøkur skulu okur veruliga stuðla í føroyum ikki bara einafyri trol veðmar teir skula sjálvandi eisini stuðlast teir skulva

skipanini sum sum í dag verður brúkt til til skipar bygging og sovíðari sjálvandi skulu teir in undir har aðrar fyritøkur sum kunnu fara inn í og og og útvikla og framleiða orkuvinarligar løfnir tær skulu stuðlast tí okur fáa tað tíggju falt aftur

framleiðslan næstan bara norðdesku úti ogentofti tær sum byrjar við insolinunum nú hava teir eitt útflutningsvirði hvørt ár upp á eini hálvfjerðs mmilliardir okur hava veruliga okur manglað veruliga at seta gongd á sovorðnu innsitament eisini so yvirskipaðsað okur koma at fáa ein orku í veðurlagspolitikk í hvørjum líki hann verður tað má takast støði í samfelagnum hvar okur eru í dag og hvat ið er realistiskt tí tað er einki tað er einki so irriterandi fyri eina skipan sum má seta sær mál sum eru órealistisk
tað eru nógv ting okur skulu taka hendrin til okur skulu innbyggja ein vøkstur í okra ja ok skulu innbyggja ein búskaparvøkstur í okara samfelag tað vil sia at okur skula faktiskt kunna framskriva orkui nokk so spesifikt nógv ár fram í tíðina fyri at kunna gera okur realistiskt mál sum tí at akemur mann fyrst útakós jamen so dettur ta heila gólvinsum kann henta viðrki
kingar annikaolsen ger sovæla takk fyri frú forkvinna ja eg dámdi øgiliga væl vinkulin hjá erhard joensen um grønan vøkstur og tað var eisini tað sum lá til grund fyri veðurlagspolitikki føroya í tvey túsund og níggju at mann vildi stuðla innovatión mann vildi stuðla gransking trollemarnarvágis virkjar suðuri tað var fleiri ferðirnar nevnt í tí sambandinum mann mann røsti teimum og skíggja tí tað er veruligan eitt gott dømi um at mann hevur framleitt eina tøkni í føroyum føroyska framleiðsla føroysk vitan servitan um hvussu mann kann spara orku serliga tá tað kemur til skipaflotan sum er tann størsti dokkandi faktorurin í øllum so viðmog spyrja erhard joensen um hann eisini sum ein partur av samgonguni er vilji til at seta pengar á fíggjarlógina at játta pengar til at stuðla hesum fyritøkunum tí eitt er tað sum okur kunna tosa inni her eitt annað er um okur taka lógvatakk saman og veruligani stuðla hesum fyritøkum og stuðla við við pengum á fíggjaunum
takk fyri hervør polsdóttir ger so væl
tingmaðurin fær høvi at svara fyrst ger sovæltakk fyri frú forkvina okur takk fyri spurningin anikaolsen okur skulu sjálvandi gera tað upp á ein skilagóðan máta okur skulu taka altso einki blívur ókeypis altso umleggingin kemur at kosta en normar uppeftir altso innan fyri hesi her tey fyrstu tíggju árini og so tey næstu tretivu árini okur tosa um nógvar hvat millum fimm og og fimtan milliardir tað skal fíggjast og tað kann ikki alt fíggjast úr úr einumkassa hvar ið einki er í forvegin so okur eru noyddur til at fara og gera tað upp á tann mátan sum til dømis dað hanir hava gjørt at teir við teir hava ásett eitt sotvyavgjald tað er upp á sirka fýrs milliardir og tað brúkar teir at koyra út aftur aftur til til til til faktiskt til vinnuna tað fer ikki alt bara niður í stóran pott teir brúka rættiliga stórar upphævdir til at stuðla upp undir alt tað sum kann brúkast spennandi verkætlanir til at minka seotvey minkam
meira burðardyggar og sjálvandi skulu okur tann vegin okur skulu eisini tora at at leggja kanska onkrar skattir á á á okara vinnulív sum fara til at nemliga til at víðari útvikla vinnuna við takk fyri egskal líka minna á at svara og viðmerkingar er bara ein minutt so
tíverri her vør posdagdur gjør so væl takk fyri frá forskuna eg verit merkir í at e ard joensen segði at ókey skal ikki e orðarætt eg meg ikki akkurát orahvøt var men at tr eingin yvirm ø at vit skjótt fóri at fáa eina veðurlagslóg ella eina orku og veðurlagslóg eg kundi hugsað mær at hann forklára eitt sindur nærri um um hetta spennandi arbeiði om a fáa eina veðurlags lóg tað ljóðar orliga gott
tað er hvussu tað sum vit arbeiða fyri at vit fáa
ja mentakk fyri frúforkvinna ja men at so okur vóru framløgu hjá landsstýrismanninum nú fyri kortin og og tað sum uppleggið hjá landsstýrismanninum er tað er at tað skal vera ein orkuog veðurlagspolitikkur so tað má væl vera eg gangi út frá at tað veðurlagslóg verður ein natúrligur partur av tí men eg vildi bara sagt at áðrenn mann ella tá ið mann fer at orða eina veðurlagslóg so má hon vera øgiliga realistisk og hon skal kunna taka útgangsstøði har sum okur eru í dag men eisini síggja fram til bæði tjúgu tretivu og tjúgu hálvtrýss tí hon kann øgiliga nevnt blíva til eitt eina politiska programmerklæring sum dóttur á gólvið rættiliga skjótt tað hava okur sæð millum annað við við teimum málunum sum okur
settu okkum tvey túsund og níggju
so er tað johannes joensen ger sovælja eg eri samdur í nógva tíð sum erhard joensen fór fram eg eri eisini vitandi men tað skal realistiskt og ítøkilig mál men so eru eisini vitandi um at vinnan hon arbeiðir nógv við eisini atspara flutningskostnád við flutningur lvi kostnað og eisini meir enn seotveyútlát so mann kann fáa vinvinn við at hugsa grønt tí við at hugsa grønt kann eisini vera bíligari vil fyritøikur tað skal helst geva meining og tað blívur tað ofta
tá tú hugsar grønt takk fyri
takk fyri erhard joensen ger svælja takk fyri frú forkvina sjálvandi er tað soleiðis sum øjohanes joensen sigur men umleggingin umleggingin kemur at kosta nógvar pengar men so kemur mann at spara aftan á tað g og tað er har tað almenna skal inn har okur noyddar at fara inn og til at gera nøkur realistisk programmir oeg síggi virkuliga fram til at mann hetta er øgiliga avbjóðandi men hetta er sera spennandi og hetta gevur so nógvar møguleikar og tað er ikki ein spurningur um okur sklára við okur eru noydd in í hettar tú kort tann evi einasta fyritøka í føroyum sum skal til at útflyta eina vøru hon skal hava ein grønan politikk so tað e iki ein spurningur um okur skula tað er bara hvussu skulu okur tað er tað sum verður avbjóðingin
og spenningur nýti takk fyri takk fyri so verður tað hervúr polsta
ja til viðgerðar eru heitta uppskotið sum eg sjálv og ingilín didreksen strøm hava lagt fram um at heita á landsstýrið at gera eitt lógaruppskot um eina veðurlagslóg at leggja fyri tingi sum vit øll vita so samtykti allir flokkar á tingi í tvey túsund o níggju veðurlagspolitikk fyri føroya ein politikk um at útlátið í føroyum skuldi minka við tjúgu prosentum framfram móti tjúgu tjúgu sammett við tvey túsund og fimm í dag konn so staðfesta at hetta miseydnaðist totalt útlátið í dag er nógv nógv hægri enn ætlað málið var eitt útlátið skuldi minkað til niður í seks hundrað og tíggju túsund tons av ctveindum í dag er útlátið váksið upp í níggju hundrað og fýraoghálvfjerðs túsund tons av ctveindum og tá hevur mann ikki tikið í teimum tølunum mann iki tikið útlendskar bunkringar í føroyum sum ypcc mælir til at mann ger tá ið vit skulu minka okkara útlát so krevur tað at vit politiskt binda okkum til tað og taka tað við í øllum arbeiði tað er eitt stórt arbeiði men tað er eisini eit arbeiði og vit sjálvandi megna um vit seta okum tað fyri og vit seta politiska handling aftan fyri orðini

tí mæla vit uppskotsetararnir til at vit í dag tá vit skulu hava ein nýggjan ella vit skuldu endurskoða ella gera nýggjan veðurlagspolitikk at vit hugsa eitt sindur øðrvísi enn vit gjørdu tá og at vit heldur gera eina veðurlagslóg og ikki eitt uppskot til samtyktar men ein lóg har vit áseta hvussu nógv útlátið skal minka og hvussu skjótt ein veðurlagslóg hon seti fastar karmar um veðurlagspolitikkin og er við til at tryggja okkum politiska binding og hon bindur eisini komandi landsstýrið at arbeiða víðari við at minka útlátið óansæð hvør tað er sum situr við valdið men ein veðurlagsóg víð sær sjálvum hon loysir sjávandi ikki trupulleikan tað er tað skal greitt um miðvís arbeiði til og tí mæla vit eisini til at mann ger virkisætlanir árn fyri ár fram til tjúgu tretivu soesa vit allatíðina arbeiða fram ímóti málunum og allartí kunu fylgja við gongdini so vit vita um politikkurin sum vit fremja eydnast ella ikki umframt virkisætlanir so mæla vit eisini til um at gera itt orku umhvørvisráð kann eg eisini kalla tað ein bólk altso at hað er óheft er tað við serfrøðingum og fakfólkið á økinum er viktigt e tað viktigasta hetta ráðið skal geras frágreiðingar um støðuna á veðurlagsøkinum í føroyum og gera tilmæli til hvussu vit kunnu skerja útlátið vit leggja eisini upp til at aðalorðaskifti kann vera um hetta um hesar frágreiðingar á hvørjum ella øðrum hvørjum ári og hetta hevurið við sær at vit á hvørjum ári hava nøktandi vitan um gongdina og kunnu taka avgerð á einum upplýstum grundarlag umframt at vit við einum orðaskifti eisini alla tíðina varpa ljós á veðurlagspolitikkin so vit kunnu tryggja okkum við betri við seg at átøkini varð framd føroya landsstýrið hevur fráboðað at føroyar taka undir við parísavtaluni endamálið við parísavtalani er at avmarka miðalhitavøksturin á jørðini til tvey stig tó helst ikki meira enn hálvt annað stig í mun til áðrenn ídnaðarkoleltingina farísavtala tað er ein virkisætlan ein ramjaavtala og ikki hevur nakrar greiðar áseting um akkurá hvussu nógv prosent ella tons a útlátið skal minkast men hevur ásetingar um at mnn kal brúka sama leist atrokna sítt útlát og at mann skal fráboða sítt útlát á sama máta at øll lond telja upp upp á sama máta at fak framkomnu ídnaðarlondini skulu hjálpa menningarlondum at mann ger virkisætlanir fimta hvørt ár og at hvør virkisætlan skal vera framsóknari enn tann undanfarna og so framvegis men ipcc altjóða veðurlagspanelið mælir staðiliga til at minkingin av útlátunum hjá hvørjum londum verður fimmogfjøruti prosent í tjúgu tretivu samheint við útlátið í tvey túsund og tíggju og at útlátið í tvey túsund og hálvtrýss ikki skal vera størri enn at tað kann upptakast annars tað eru fleiri onnur lond sum vit eisini viðsá í uppskotinum sum hava eina gjørt ein veðurlagslóg tað seinasta hevur nokk verið í danmark og tað eri týsk land stórabrettland svøríki holvland og spurningurin um eina veðurlagslóg er ikki spildurnýggjur hetta er ikki fyrstu ferð at mann snakkar um tað kanska inni millum hesar veggirnar men tei tilmælini sum sirstenberk fekk handa sum landsstýriskvinna tann veðurlagspolitikkurin har var eitt av tilmælunum at mann skuldi seta greiðar karmar um veðurlagspolitikkin og gera eina veðurlagslóg og eisini hava eini bólk við serfrøðingum og fakfólki sum kundi gera frágreiðingar og hava aðalorðaskifti um tað so tað er tað er eitt sindur tráð við tann politikkin sum sigur stenberk fekk kanndað tá tað er jávndi eisini øgiliga viktigt at allir flokkar kunnu standa saman um eina um eina veðurlagslóg og atvit standa samanum at minkað í útlátið men tað er ki nokk at vit bara eru samd um veðurlagspolitikk vit mugu ii í tjúgutretivu standa í tey somu støðuuni sum vit gera nú við einum veðurlagspolitikki sum ikki eydnaðist hóast allir flokkar tóku undir við uppskotinum tá vit mugu seta politiska handling til orðini um politiska skipanin má binda seg og tí er tað sjávandi at styrkja í uppskotinum vit vóna at mann kann standa saman um at fáa eina men tað tað vil eg eisini siga at eg eri samd við tí sum annika olsen segði sína framsøgurøðu um at vit eiga at og landsstýrið eiga at virða uppskot til samtyktar fyri men søgan akkurát tá tað kemur til veðurlagspolitikkin víst okkum at tað er ikki nokk vit mugu binda okkum við lóg øhso eg gleði meg at viðgera heta her málið í rættarnevndini sum tað verðu beint í og eg vóni at vit kunu fáa eina góða viðgerð og at úrslitið verður at vit so ella so standa eftir við einari
veðurlagslóg takk fyri ja takk
so er tað viðmerkingar siri stenberg fyrst ger so væl takk fyri hara formaður ja eg haldi hetta er eitti gott uppskot sum hervur posdóttir og ingilen strøm hava lagt fyri tingi og hopi atað verður samtykt okur hava brúk fyri tí nú hava kur eisini fingið eina framløgu um tey uppskotini sum landsstýrið arbeiðir við hvørj hvørja av teimum uppskotunum særa hervør posdóttur fyri sær at tað realistiskt fara at koma ígjøgnum í vist mann sigur at tvey ári eftir av av avsamgonguskeiðnum hvørja uppskot skuldu rokna við fara at koma ígjøgnum sum kunna minka
kom okkurt útlát
so er tað hervur polstóttir ger su væl ja eg haldi t tað er viktigt at vitkundu fáa ta veðurlagslóg og eg haldi eisini at vit eiga at hyggja frameftir og at allir flokkar at tað berki til at harta nøkrum flokkum tíl at allir hava sita virði í valdið síðan tvey túsndo tíggju sun u vitsklduhygga frameftir nú og ikki keglast um hvat er fari men í mun til veðurlagspolitikkin sum vit fingu framleigdan fríggjadagin so vóru tað nógv góð átøk sum eg e eri eg slet ki o iva í í at mann kann fáa semju um men so vóru tað nøkur nokk so áhugaverduppskot eisini millum annað um cog tveygjald sum kanska kann vera eitt emt evni fyri summar flokkar men tað ber kanska til tað hava framsøgufólkini ikki fyri samgonguklokkan higartil ikki víst heiltheilt afturvíst so tað tað kundi kanska blívið møguligt tað tað skal ikki siga men men taðvareit sindur áhugavert at mann við hesum veðurlagspolitikkinum mælir til at leggja størri gjøld á hybridbilar meðan samgongan sum situr nú hevur faktitskt gjørt eitt sindur lættari at
keypa hebridbilar takk fyri
ja so er tað ingilín strøm gersu væl takk fyri harra formaður ja tað er ú soleiðisr at vit hava faktiskt ikki tað sama luksusi í dag sum mann hevði í tvey túsund og níggju í tvey túsund g níggju varð útlátið lægri í tvey túsund og níggju vóru tað tjúgu ár inntil mann stóð í einari støðu har sum vit fóru frá einari støðu sum vit kunnu nøkulunda for og síggja til eina støðu har sum vit ikki hava skil á nøkrum av heimsins natúrligu ringrásunu vit ikki hava nakað at skil á hvat er sum skal henda so akkurát hetta sum vit viðgera í dag eitt bindandi mál tað er ótrúliga viktigt tí at tað eru avgerðrnar sum skulu takast og tað sum skal henda útlát sum skal minka tað skal henda innan fyri tey næstu fimm til tíggju
áðrenn
tídningar við binda okkum og eg trúgvi eisini altso tað er kanska hevur verið eitt sindur ókeypis at siga mann arbeiðir fyri umhvørvinum ella mann arbeiðir fyri veðurlagnum og so hevur mann ikki gjørt tað sum skuldi til men eg trúgvi at veljarin komandi árini fer ikki at taka ókeypis vallistir frá politikarum sum lova bæði eitt og annað fyri umhvørvið og veðurlagið tað veljarin kemur at seta strangari krøv til politikarin so tí haldi eg vit skulu bara vera í forkant og binda okkum áðrenn
ja veljarin eigur okkum til tað sjálvur takk fyri tá síðan er tað
takk hara formaður eg havi viðgera eitt uppskot til samtyktar um at gera eina vuveðurlagslóg og annað og her verður víst á tann áhaldandi vøksturin í cotvy útláti og tað er ymiska orsøkir til tað millum annað fólkavøkstur og og vøksturin í í vinnulívinum tað verður tað er ein størri eftirspurningur eftir orku og hevur tosað um at gera bindandi mál meir bindandi mál enn mann áður og gjørt og og eisini at at hava allar flokkar við og líka sum í í tí fyrra málinum sum vit viðgjørdu ella beint áðrennhetta so halda vit eru samd um at dálkingin hon er um keðilig vit vit n vera samd um at vit ikki ynskja dálking vit hava jú fingið okkara náttúri og tilfeingi og okkara góða land føroyar sum eina gávu og tað mugu vit sjálvandi røk ta væl og við formansins loyvi úrvalskránni hjá miðflokkinum har stendur vit mugu lata eftirkomara okkara eina reinari náttúru enn hana okkum varð givið og sitering enda við og afturat tí so eru nøkur heilt ítøkilig mál til dømis um ein pantuskipan fyri plastdálking og og at upplýsa borgararnir um um tí persónliga ábyrgdina av okkara náttúru men men í hesum málinum við einari veðurlagslóg so so snýr tað seg primerst um útlát og cowy og og tað er akkurát her eg haldi at tað blívur eitt lítiðsindur meir abstrakt enn enn til dømis plastdálking og annað sum er meira ítøkiligt øllumførum fyri mær

og viðhvørt so haldi eg at tá i mann vil fáa sín boðskap fram viðvíkjandi tí skiftandi veðurlagnum so so verður tað viðhvørt mil út sum eitt dómadags profeti at visu vit ikki gera nakað við hetta nú ja men so doyggja vit øll um hálvtrýss ár kanska ikki so ógvusligt men viðhvørt viðhvørt tekmál ella er tað s soleðisr mann móttekur boðskapin øh og og akkurát heft her við at at at tað er útgangsstøði og at mann faktiskt roynir at leiða fólki til ein ávísan politikk gjøgnum eitta tað dámar mær øgiligani illa

ja so eg haldi bara tað er eitt tað r eitt ringt útgangsstøði at at at spjja ótta og vit nú nú mugu vit skifta kós i annars tað og tað og tað og ogso er tað eitt annað afturat hesum sum sum er fylt øgiliga nógv eg eftir ikki mín spískkokompitans hara formaður men hesi sjeyoghálvfems prosentini atat er hvat sigur mann konsensus sum teir kalla tað millum sjeyoghálvfems prosent av serfrøðingurna á hesum økinum tað hvur mann hoyrt ferð aftan á fer og og valdusr at kanna tað hvør hvør komu í hesun her og tað er ein sum eitur jolm cooch hann hevur so gjørt eitt peyper har hann kannar ein rúgva av onnur ella peper hjá øðrum um um hvarja hvør støðu teir hava

og og hann sigur so at sjeyoghálvfems prosent av hesum siga jamen vit menniskju eru høvuðsorsøk til til tær broytingar sum fara fram og har er so ein kritikkur har ar har hann hevur tikið hann hevur tikið øgiliga nógv nógvar serfrøðingar við sum ikki nevna tað men so sigur hann bara ja men at men teir teir halda tað óbeinleiðis sjálvt um tei ikki nevna tað ítøkiliga í har og so fær han hesi sjeyoghálvfems prosentini men av ansað undrað er sjeyoghálvfems prosent ella eitt lægri ella hægri prosenttal so so haldi eg ikki sjálvt um tað er conensus á ein øki so so er tað ikki altíð altíð ligvið sannleikan tey banalu dømini sum sum koma aftur aftur til dømis um at taðhevur taðher verið ein konsensis um at jørðin var fløt men eg haldi vit øll er samd ter inni um at jørðin er ikki fløt og at jørðin hevur mittpunkti í okkara sólarskipan tað hevu eisini verið ein fatan og tað er nokk verið konsensas um tað men men tð er tað er altso sólin so hesi tingini hava onkuntíð gjørt at mann mann sindur mist hugin at trakka inn í tíbatna vvið um veðurlagslóg og annað tí at eg haldi útgangsstøði verður nokk so keðiligt ømen vit ynskja sjálvandi skilagóðar loysnir á hesum økinum í miðflokkinum eg haldi bara ikki at at ókti og annað skal vera útgangsstøði og so afturat tí so haldi eg er øgiliga viktigt at vit ikki stara okkum blind upp á ein vinkul upp á ein problemstelling harra formaður oljan hon dálkar ja tað tað vita vit øll men oljan hon gevur okkum eisini ótrúliga nógv ting hon gevur okkum forhaldsvís bíliga orku og tað førir til lægri prísir og tað ger at at fleiri fólk kunn vera við í tí vælferði vit hava í dag hon gevur okkum hita hon gevur okkum plastikk og onnur góð amboð sum sum hava gjørt øgiliga nógv ting møgulig og gera at vit nógv størri partur av fjøldini kemur inn n í vælferðina tí at prísstøði er lækkað munandi og so haldi eg taðvara øgiliga áhugaverdu diskussiónin millum elsu berg og og ben araboð um umveðurlag og og olju og

hav millum annað tosað um menningarlondni ja men menningarlondini tey kundu bara leypa eitt stig um tey kunnu lypa visu tey eru á kolinivonn so kunu tey leypa oljuna og annað um men altso tað er tað er ein fyrimunur sum vit hava havt orsøkin til at vit hava ta ríkis dømisum vit hava ú tag oorsøkin til at vit standa í so góðar støðu og kunnu tosa um at skifta yvir til æl tað er tí at vit hava verið sjekut nógv stig áðrenn er tað so ferð at at eg veitikium tað ber til møguliga a tað ber til at leypa um møgulia tað er skilagott men men vistu hitt er betri fyri tey jamen so so mugu tey eisini sleppa ígjøgnum tey stigini og tað kemur at dálka men tað vísirbra at tað er øgiliga nógvir aðrir vinklar tað er rælja nógv nógv onnur ting enn bara veðurlagið tað er tað er matur í munnin tað er tað eru búskapur og alt hetta her skal hanga saman í í ein samfelaga men tá tað er sagt so so haldi eg sjálvandi at vit skuldu hava ein politikk á hesum økinum og viðhvørt viðhvørt haldi tað blívur for nógv symbolpolitikkur ønøkur mál hava øgiliga lítlan praktiskan týdning men tað var øgiliga stórt kríggj um um tey málini men eg haldi í øllum førum at tað er viktigt at vit seta góðar rammur her í løgtinginum millum annað hesi málini um um vindmyllurnar at tað verða klagað og klagað og og alt verður alt steðgar upp grund av klæðum um mann ikki kundi um ikki annað gjørt gjørt tær rammarnar greiðari soleiðis at at at tað gekk skjótari á hesum økinum men fyri at taka samanum so so eru øgiliga ymiskar tilgongdir og ymiskir vinklar upp á hetta hr málið men eg haldi sjálvt um vit síggja ymiskt páta so ynskja vit øll at at roykta okkara náttúrur væl og og eg blívu vónandi klókar upp á hettaher málið í rættarnevndini við veðurlagslóg
og anna takka formaður ja takk
strøym fær eina viðmerking ger so vælja takk fyri e eg havi eitt sindur ilt við at fyri at halda meg til røðuna hjá steffan klein poulsen eg havi líka hug til at spyrja ella spyrja um útfrøslina her heldur stefan klein poulsen at vit skulu seta okkum mál fyri at minka um útlátið ella ikki og heldur steffan klein poulsen t hetta málið skal vera bindandi

ja hara formaður eg haldi sjálvandi tað er ein tað r ein ynskilig støða at vit lækka um clátið men tað er øgiliga viktigt at vit ikki bara hyggja eftir cotwy tað er ein faktorur ein keðiligur faktorur sum er vaksandi av saman við nógvum øðrum altso sum eg nevni vit vit eru sjálvandi í góðari støðu í føroyum er tað øgiliga a aktuelt at tosa um umlegging og tað kann koyra okkum e nógv betri støðu tað vit sleppa burturúr oljuni me haldi bara øgiliga viktigt at eg ikki sæð okkum blinda upp á tað so jú vit skulu seta okkum nøkur mál og og eg havi eg havi faktiskt ikki sæð framløguna hjá landstýrismanninum men sjálvandi at síggja hana og og hvat andstøðan annars hevur so so koma vit kanska fram til onkur skilagóð mál og hvussu bindandi tað skal vera ja men tað kemur annað upp á ja tay anda hvussu langt vit fara vist tað gongur tað hevur nógv onnur ting sum eg haldi er øgilia umráðandi jamen so so vil eg ikki binda meg so langt
takk hara formaður ja takk fyri síðani er tað bjarni káralsun petersen sum færrð
fyri harra formaður vit viðgera eitt uppskot til samtyktar um um veðurlagslóg frá ngiingilín ditigsen strøm og hervur polstóttir løgtingsmenn øheg haldi tað eru kvinnur men ja og tað tað stendur at løgtingið heitir á landsstýrið um at fyrireika og leggja fyri løgtingið lógaruppskot um eina veðurlagslóð og sum tað stendur í í viðmerkingunum til uppskotið so er hetta nakað sum mann hevur aðrastaðni har mann hevur nøkur partsmál og nøkur mál um at fremja ein niðurskuorð í útlátinum av vakstrarúskassunu inn innan fyrieitt ávíst áramál og innan fyri ein ávísan pprosentsats í niðurskurði

eg haldi sjálvur at vit eru faktiskt farin forbí hetta her kjakið um hvørt tað við veðurlagsbroytingum hvørt tað er so alvorligt sum mann sum mann heldur tað vera tí er faktiskt blívuð politiskt óinteressant at diskutera tann spurningin tað kann gott vera tað er eitt fátal av tingfólkum sum hava eina ávísa skeptisk rundan um tað tað má so vera øh men eg haldi t nú eigur tað vera ein spurninur um at flyta orðaskifti yvir til ja men ókey hvat skulu vit og kunnu vit sum politisku myndugleiki gera á økinum øh mann royndi at koma við einum veðurlagsella mann kom við einm veðurlagspolitikki í tvey túsund og níggju allir flokkar í tingunum stemmaðu fyri tað tá øh og har segði mann at mann skuldi minka útlátið við tjúgu prosent áðrenn tjúgu tjúgu við við útgangsstøði í ár tvey túsund og fimm tað kann mann róliga siga ikki hevur eydnast og tað er til deeils tí at mann ikki kanska hevur verið nóg ambitijøsur á økunum tá tað kemur til grøna umlegging men eisini tí at samfelagsmenningin hevur verið ein ein ein radikalt onnur enn hvat mann kanska kundi rokna við bara tey seinastu eg veit ikki um tað kanska eru seinastu sjey átta árini so eru fimm túsund føroyingar eyka í hesum samfelagnum tað vil siga at tað er eitt eitt markantvaksið virksemi í samfelagnum harafturat so hevur vinnuvinnulívið nakar grundleggjandi øðrvísi fortreytir nú enn tað hevði fyri fyri tíggju árum síðani og tað vinnuliga virksemið hevur eisini tikið dik upp á seg og vaksið nógv sum gevur eitt samlað selagsvinnuligt virksemi sum gevur eitt samlað vaksið útlát og sjálvandi tá ið tá ið tá ið vit forbrúka meira tá vit framleiða meira og so framvegis tá er kja siga til at vit brúka meira orku og tann orkan vegna vantandi tøkniliga tøkniliga hevur elvt til at vit hava brúkt meira olju hva segar yvirskipan so bæði í absoluttum tølum brúka vit meira kollvetnisevnir enn vit gjørdu tá og í lutfallinum er tað eisini nógv meira svørt orka enn grøn orka sum verður nýtt í dag tað haldi eg sjálvur ati mann eigur at gera nakað við og tað haldi eisini at mann kann gera nakað við tað var kanska ikki líka viðkomandi at tosa um tað aftur í tvey túsund og níggju men náttúran hevur tað ella ikki náttúran men tann tøkniliga menningin á hesum økinum bæði tá tað kemur til sólseðlur og tá tað tá tað kemur til sjóðafarlsorku tá tað kemur til vindmyllur og tá tað kemur til battarískipanir og tá tað kemur til elbilar eg kundi hildið áfram tá síggja vit eina øgiliga menning sum eisini er eykspuning sell vit kunnu síggja at til dømis kostnaðurin fyri hvønn kilovatt tíma ella ja tað hálverast viðhvørt ár um ár og ein sovorðan gongd ger at mann kemur til eitt vendipunkt har sum tað plussliga fer ikki at geva meining at gera nakað annað enn at skifta yvir til grøna orku so eg havi tiltrygd til at tann tøkniliga menningin fer vera ein stórur partur av bjargingini men eg haldi eisini at vit sum politisku myndugleiki hava eina ábyrgd av at gera okkara part yvir fyri fyri heimin egankliga fyri at vera heilt fuglaperspektivi men eisini hava eina ábyrgd av at tryggja okkum at framleiðslan í føroyum av orku verður grøn og at forbrúki verður grønt og har kann mann kanska ítøkiliga tosað fyrst og fremst um tað sum vit hava á landi tað við skipaferðslu er ei ein ein annar spurningur sum ikki líka aktuellur relevantur at diskutera í so vit hava sum sum politisk skipan nøkur instrumentir sum vit kunnu brúka til at fremja tað grøna orkuskiftið vit hava skattað instrumentir kunnu gera innsetamentir ella revsað eina ávísan atburð og tey haldi at vit skuldu gera gagn av eg haldi til dømis tá ið mann hevði uppskotið um elbilar høbridbilar til viðgerðar nú herfyri tá var mann alt fór óambisiøsir á økinum eg helt til dømis sjálvur at mann skuldi longt emvigfrítøkuna og elbilunum fram til tjúgutretivu og tað er við tí menningini ið menti at tað øgiliga skjótt verður næstan einki annað á vegnum enn elbilar harafturat so hava vit møguleika fyri at frá almennari síðu gera íløgur í framleiðslutól sum eru grøn nú hugsi eg kanska fyrst og fremst um vindmyllur og tað stinga trupulleikar seg upp frá frá dag til annan um til dømis var ein ein borgarafundur av oyðu ig haldi tað var í gjár har sum øll vóru við upp á tað grøna umskifti men tað skuldi bara ikki vera har sum mann hevur ætlanir um at seta tað tað er tann sokallaða nymbiefektin ella náttimi bak jard altso mann hevur við upp á at fremja tað grøna orkuskifti tað skal bara ikki skemma mína útsygt tað skal g ikki larma í mínum grannalagi og tá verður tað øgiliga trupult at gera nakað so har hevur mann onkursvegna tørv á at kunna

tað sum mann skal minnast til tí tað at slíkar íløgur tað er ikki bara ein spurningur um nakrar tíggju tals milliónir ella nakrar hundraðtals milliónir talan er um milliardarupphæddir sjálvandi yvir eitt ávíst áramál og tá skal mann bara gera sær greitt at hesir pengarnir skulu koma onkustaðni frá teir skulu antin verða rindaðir av skattagjaldaranum ella verða rindaðir av vinnulívinum ella okkurt trigja men onkur skal bera tann kostnaðin og tað er interessant fyri okkum sum politisku myndugleiki at diskotera hvussu tað býtið skal vera hvør skal fíggjagildi øh so eitt sindur um uppskotið sjálvt øh eg haldi at fyri at kunna náa málið um tað grøna orkuskifti so krevur tað forskellig ting tað krevur millum annað at flokkarnir á tingi eru avkláraðir um at hetta er nakað vit øll mugu gera í felag tað kann ikki vera soleiðis at mann hevur ein ambitiøsan politikk í einari samgongu og so eina samgongu sum hellur til statis kovid í næstu tað má vera ein breið semja har sum hann ikki fer at pylka við men hevur ein langlanga tíðarhoyrvishomt um málrættar ferð inn og sigur upp á tjúgu ár so skulu vit hava fframt hetta ella hattar og tað e arbeiðir landstýrismaðurin í umhvørvismálnum við beint nú hann hevur hann hevði eina framløgu fyri okkum herfyri um hvat fyri hvat fyri møguleikar eru til at fremja tað grøna orkuskifti og har er tað mín vón at vit fara at megna at fáa onkra breiða semju á tí økinum tað tað er onkursvegna tað má vera garanturin fyri at nakað verður framt hendan her lógin summ sum uppskotsetararnir tosa um tað er ein ein lóg sum onkursvegna skal halda okkum í oyruni tá tað kemur til tað grøna orkuskifti og eg taki fyri sovit undir við at vit eiga at hava í øllum førum onkran instans sum í besta føri ella sum minsta mark gevur okkum eina mynd av hvør støðan er líkasum tá ið búskaparráðið kemur við einari frágreiðing hetta er støðan í landinum p á sama máta haldi ag mann man hava eina støðulýsing regluliga kanska ikki hvørt ár annaðhvørt ár fimta hvørt ár har sum mann kann vísa um tað gongur framá ella um tað gongur aftureftir so tað haldi eg eg hevi hevur týdning roynt og yvirskipað um hendan her lógin hevði givið politiska myndugleikanm nøkur forpliktilsir tað tað haldi eg fyri tað fyrsta ikki sta hevði tað haldi eg fer tað næsta ikki at politikari høvdi verið so glaður fyri eg mein tað e ikki sleiðis atvit kunnu seta dagbøtur fyri hvønn dag sum tað blívur svartari orka nýtt tað tað forpliktar ikki meir enn so men eg haldi at tað at hava ein instans sum onkursvegna kann geva kum gev okkum nakrar áminningar og halda okkum eitt sindur í orðini tað haldi eg kærkomi og sum fáa politikarar eisini eini ídeg um um tað tey átjan mannú fremur um tað jú um tað er gongur rætta vegin øh annars so haldi eg at at tað er eitt sindur ótappað potensjialið í hesum her eg haldi mann hevur tendens til at vinkla tað sum at hetta er nakað ordiliga keðiligt sum vit øll skulu betala fyri sum u ikki ger nakran mun her í verðini tað tað hevur mann lyndi til at billa sær inn viðhvørt men tað pjøvirt slett iki at vera upp á handan mátan erhard joensen var eitt sindur á tí og og og annika olsen eisini tað at mann kann mann kann marknaðarføra tað sum at vera grønur og at vera framskygdur og mann kann eisini finna eitt óendaligt tal av vinnuvegum tá tað kemur til tað grøna orkuskifti og eg haldi at í føroyum har sum tað eru harðbalt við vindi og og nógvnógv rák og so framvegis vit hava egentiliga tær bestu natúrligu fortreytirnar til at gera gransking til at gera tøkniliga menning bæði innan fyri skipaferðslu og orkuframleiðslu og so framvegis tað haldi eg vit hugsa øgiliga sjáldan í teimum baðnunum og vissi mann minkla nerrativir til at hetta kann vera nakað sum vit kunnu fáa gagna av tí langa løtunum so haldi eg at tað kann seljast eitt sindur betur til til tey sum eru skeptisk
øh nú fór tíðin takkfyri hara formaður
ja sorta bjørt samelsen eina viðmerkingja takk fyri egr ei sindur bangin fyri at vistu mann hevði havt avgjøld á heitari luft úr politiska skipanini so hevði so hevði landskassan verið stúvultsdappaður tí at sannheitin er at vit samtyktu fleiri ting tá fyri tólv árum síðani og og tað er hendir rættiliga lítið men ein orsøk er kanska tann at mann noktaði fyri frá fyrsta dagi av altso tá aftur í tvey túsund og níggju tá var tað onkur flokkur sum legði seg uppá tvørt soðiðs at mann ikki kundi taka hetta við gularótum g fíggjarligum gularótum við inn í roknisstykkið tað var ikki eitt av átøksøkjunum so tí ganga tað so nógv ár áðrenn mann yvirhøvur megnað politska at innføra bara tað við mvigafturbering sum veruleikanum er at avmarka átak men kortini týdningarmikið so tað at spyrja bjarna kárasom petersen um mann longu í tvey túsundog níggju hevði samst um at pískur og gularót var ein partur av strategiuni soleiðis at tað fíggjarliga bæði fyri húsarhald og vinnu loysti seg at hugsa grønt og seutvey neutralt hevði mann
kunnu sæð fyri sum hann var komin longri takk fyri
bjørnur koyra sunnuskjúrfa takk fyri mær og takk fyri eini relevantan spurning bjørt saman sinn tyggjóðandi man kann koma við onkrum kontrafaktuellum teori um hvat úrslitið hevði verið tað hevði alt annað líka havt eina ávirkan tað yvirstu hjá eina løtu í hvussu stór hon hevði verið tað er ringt at spáa um men hon hevði havt eina ávirkan og serliga í dag nú tá ið tann tøkniliga menningin er erilv sum á trappuni og vit byrja at síggja at nøkur produktur byrja fíggjarliga at geva meining og at kostnar basis fyri tey forskelgu tingini til dømis vindmyllur og elbilar og so framvegis nú tá ið tað kemur til eftir her knúta punktið har sum tað vendir í grøvini tá er eru slík skattinsrumentir tað kanska tað sum tippar vektina tað kann vera tungan á áskálini og tí haldi eg at tað kann framskunda gongdina fimm ella tíggju ár við sum mann hevur tey neyðugu amboðini til at fáa fólk at broyta atburð
tað haldi eg munar nógv meira nú enn tað hevði tá har við ikki sagt tað eisini munaði kanska tá
nkolsenja takk fyri harra formaður bjarni kárason petersen var inni á nøkrum áhugaverdum sum eg eisini havi verið inni á fleiri ferðir hetta her við manglandi lóggávu ella tað at grýpa inn tá ð ið orkuskiftið ikki kemur í gongd tá mann ikki fær sett hesar góðu vindmyllurnar upp og at tað er for nógv kvaska mann siga atað er for nógv ósemi ímillum aktørarnar sum sum bjóða seg fram er bjarni kárason samdur ú tí at mann eigur at leggja eina greiða lendislóggávu fyri løgtingi sum pinpointar tey økini út í landinum har mann fer inn og og og ger avtalu við ánarar og við borgarar at her verður tað soleiðis at tað er upp á pláss um mann támar so setir hesar vindmynlanrar upp og so koyrir mann fult á hæddi ehvat sigur bjarni
kárasun petersen til til tað
o takk til annikaolsen fyri spurningin ee eg eg taki sum úgangsstøði undir við at mann hevur eina lendisætlan tað tað virkar til at mann mann startar nøkur prosjektir og mann mann er væl í prosessuni og so kemur onkur fótongdil sum er øgiliga óheppin kanska tað síðsta stigið á leiðini tað er øgiliga keðiligt fyri fyri gongdina og tað onkursvegna ber boð um at tað eri ikki so greiðar rættingslinjur fyri hvat ger seg galdandi og í so máta eigur mann at skipa tað nógv betur og siga hetta er galdandi generelt haldi eg eisini at tað kemur politikkur uppií ikki bara her á tingi men eisini ímillum stovnar g ímillum fyritøkur sum spilla spælið fyri ta yvirskipaða málið sum er at røkka tað grøna orkuskifti tað haldi eg eisini er øgiliga keðiligt tí eg gangi út frá ella velji at trúgva at vit øll vilja tað sama onkursvegna sjálvandi er mann ósamdur um hvussu mann hvussu mann kemur á má
væl men har haldi eg eisini at mann skal taka um endan og tað viktigasta sum eg má poyntera umaftur er tað at hvissu vit ikki hava eina breiða semja í hoyra tingi so hava vit ikki tað neyðuga mandatið til at fremja tær broytingarnar sum muna
dirisleinstrøm ger so væl bjarni kárasum petersen kom eitt sindur inn á hetta her við kostnaðinum at tað var ein stórur kostnaður tað er tað sjálvandi við einari umlegging og einari orkusparing men tað er so sanniliga eisini sparingar bæði tá mann hugsar um at vit brúka eina yvir eina milliard upp á at innflyta olju hvørt ár og so sanniliga eisini tá vit hugsa um ja altso tað virði sum tær natúrligu ringrásirnar bara við at fungera sum tær gera veita okkum við náttúrutilfeingi í dag ø og harafturat so kundi eg eisini líka hugsað mær at komað inn á hettar her við lóg ella eina samtykt bjarni káarason peter fer eitsinur skeptiskur um tað og har haldi eg bara at eg gjarna vil vísa á at vit hava jú roynt eftaher við einara samtykt og har varð eisini ásett at mann skuldi hava at mann skuldi hava kjak tað eydnaðist ikki eg haldi at nú mugu vit líkasum leggja annan bógv og royna um vit kunnu

petersentakk fyrihara formaður og takk til ingilín ditiksen strøm fyri viðmerkingina tað passar eg gloymdi eisini at nevna tí í røðuna at at tað er jú ein ein kostnaður sum er stuttskygdur men tað bara tað at tað eru kanska seks sjey milliardir í íløgum sum skulu gerast innan fyri eitt eitt stutt áramál men ja tað bera eisini við sær sparingar millum annað tann milliardin í innflutningi av olju sum vit hava árliga í dag tað hevði verið meir ella minni tað hevi øllum førum verið minkað drastiskt og tað er eisini nakað við at so høvdu vit ikki dugað upp á oljuinnflutning aðrastaðni frá tá tað kemur tilhetta hitt punktið hjá ingilín um ingilín ditikssen strøm um hetta her við at at náttúran veitir okkum eitt tilfeingi sum vit ikki rinda fyri ella sagt pá ein annan máta vit rinda ikki fyri teir eksternalitetir sum eru í dag og tað hevur verið tí man hevur havt nokk so ringt við at ásett hvør skal rinda tann kostnaðin typiskt hevði tað verið at vissu ein bilur osa nógv cotw jamen so betalir mann fyri tann ekstenalitetinumm tað sama við einar vinnufyritøku sum dálkar h og so til tað síðsta punktið um lógina vissi hendan her lógin elvir til at vit koma skjótari a

gersovælja harra formaður hetta er so eitt uppskot frá ingilín strøm og herver polsdóttir um at uppskot til samtyktar um at vit skulu hava veðurlagslóg eg vil fyrst siga aftur at tað er itt sindur løgi uppskot tí at kjakið er jú um tað skal vera lóg ella uppskot til samtyktar hetta e eit uppskot til samtyktar um tað skal vera lóg altso uppskot til samtyktar um tað ikki skavar uppskot til samtyktar men tað sum eg haldi er eitt sindur keðiligt ella uppaftur verri tað er tað at tað er øgiliga illa teyma tí ati tað verðu nú arbeitt við at gera eina fáa eina breiða semju um eitt uppskot til samtyktar vist tað skuldi hent hetta uppskot bliv samtykt áðrenn tað kemur so fáa vit einki hvørki lóg ella uppskot ti samtyktar nú í ár tí at vit un ikki koma í løgtingi við ein uppskot til samtyktar vit sløgtingi áðrenn samtykki og tað skal verða lóg og hetta er ein áheitan á landsstýrið mu gera tað sum lóg og tað er eingin lóg klár tað vil siga so verður tað ikki fina á ólavsøku at at tað kann koma so tað einasta mann kann fáa burturúr við at fáa hetta samtykt er at vit fáa hvørki uppskot til samtyktar ella lóg nú tað er soleiði sm vendi tað so kemur hin spurningurin hvussu bindandi altso tá eg lurta efti orðaskiftum í dag so ljóðar tað sum at at vist smu skertas sum lóg sov er tað meira bindandi enn vit seta uppskotil samtyktar har er eg slet iki samdur eg eri samdur við anniku olsen g segði tað at tað er líka bindandi m samtyktar hetta lóg tí vit tosa um nakað sum er politiskbindandi vit tosa ikki um at landsstýrismaðurin skal í fongsul ella betala dagbøtur el okkur svorði vist hann ikki heldur lógina hetta er simpult enn politiskt bindandi og tað er líka politiskt bindandi um tað er uppskot til samtyktar ella uppskot til lóg h og tað at mann ikki fylgdi uppskotinum frá frá tvey túsund og níggju hjá aniku olsen tað var skillarauppskot til samtyktar tað tað avgerandi er um tær fylgilógirnar skulu gerast tað er tað sum er avgerandi og og tí haldi eg at hetta her uppskotið her kann ikki fáa nakað nnakað annað burtúr u tan farð syt enn tað at vit útseta veðurlagspolitikkin øhog eg haldi sjálvur at mann skal ikki brúka lógir til politiskar lýsingar altso hetta her er ein koyriplani um hvat mann ætlar at gera framyvir og uppskotið sum eg sum eg arbeiði við og sum eg ætlai at fáa allara flokkar at vera við til at leggja fram har stendur aftast hvat hvat er fyri lógir vit skulu fáa samtyktar tað er tað sum er avgerandi tað er lógur og kunngerð sum skulu samtykkjast ella lýsast framyvir tað er tað sum sum gevur úrslitið sjálvur veðurlagspolitikkurin er ein koyriplanur og tað haldi eg kann líkaso væl vera í uppskot til samtyktar sum sum lógaruppskotið so í báðum førum er tað politiskt bindandi og einki annað eitt annað sum vit eisin kominnast til tað er tað at vit hava málsøkjia býta í landsstýrinum og tað er løgmaður sum býtur málsøkini út og tá ið vit gera tað sum uppskot til samtyktar so kann tað áleggja ymiskum landsstýrisfólkum at koma við lógaruppskotum um kunngerðum og annað sum skulu gerast fyri at fáa tað sett í verk við tú eru lóg so er tað so er tað landsstýrismaður við við við orku og umhvørvismálum sum eigur lógina umsitur hana og hevur ábyrgd av øllum økjunum ta sga so er alt samlað á einum stað og eg haldi ikki at tað er serliga fremjandi fyri fyrimálið so altí alt haldi eg at tað ikki tað er ikki avgerandi at tað er lóg sum verður samtykt sum veðurlagspolitikkur men tað avgerandi er at mann setir sær fyri politiskt at standa saman um at fáa lógir og kunngerðir altso fylgilógur og kunngerðir settar í verk annars eg púra samdur við bjarni kárason petersen ja nú segði navnið rætt tað er soleiðisáras hondini at mann mann fer ivastað um at sita rætt altsigu tað at tað er tøkniliga menningin sum kemur avgerandi eg eri púra samd úr tí altso søguliga sæð so er tað altíð tøkniliga menningin sum sum ger tey stóru framstígini og tað verður tað heilt sikkurt á eisini í hasum økinum tað er ikki so nógv ár síðani tá eg kom á ting tá minnist at vit vóru til okara framløgu hjá sev hvar ið mann pástóð at tað bert til at hava meira enn so at halda tíggju prosent til fimtan prosent av samlað orkuni kundi verið koma frá vindmyðlum tøknisliga menningin hevur broytt alt og og í dag eru tað heilt onnur ting vit tosa um og í dag stríðast vit við skip sum tað stóra orkukeldan ella stóra kelda til til útlát av cw og tekniskt er ikki komin nog langt eg ivist ikki í at tað er bara spurningur um tí so tækniliga menningin gjørt tað at vit vit vit kunnu nøkur ting sum ta ikki kunnu tag so tað er eingin ivi um at at tað er tað er tað sum kemur at flyta okkum mest frameftir men avgerandi tað haldi ikki er at at at tað er lóg og eg haldi at hetta uppskotið kann ívit saver samtykt tað einasta tað kann gera eta útsetur veðurlagspolitikkin
takk fyri
ja har vóru postaftur eina viðmerking takk fyri harra formaður at landsstýrismaðurin royndi kanska rokst eitt sindur við at hetta er eitt uppskot til samtyktar og viðvili hana lóg lat tað vera tað men men landsstýrismaðurin sá eisini at hetta uppskotið var illa teimað í mun til at nú er handgjørt eisini veðurlagspolitikk eg haldi ikki ordiliga mann kann áleggja tingfólki at uppskotið er illa teimað tí vit hava millum annað eisini bíðað í meira enn eitt ár eftir at nátturðumarknvøðsluógin verður løgd fram tí hevur landsstýrismennin sagt kemurur skulu koma síðsta heyst tí er ikki komið enn mann veit ikki nær uppskotini koma frá landsstýrismenninum sjálvt um mann hevði sagt at hann ætlar sær at fáa tey fram á eitt ávíst tíðspunkt so koma tey ikki so ber ikki ørla til at tima tað væl kanska í mun til vissu landsstýrismennin skevur greið boð um nær hann kemur við einum
veðurlagslóg takk fyri
harra formaður nei nú nú skal eg ikki siga hvør e skyldina av tír illa teimum tað er gott fyri at mann ikki visti og ikki trúði upp á at tað fór at koma nú tað er í ordan men so hevur mann tann møguleika tmanna nt taka eitt uppskot aftur tí at t okkurt annaðer á veg tað er tann møguleikin eg so til staðar visti visti saman við eg bar konstentera viðs hetta verður samtykt so útseti tað veðurlagspolitikki

ikilin dittríksøfstrøm ja takk fyri harformaður eg kundi hugsað mær at spurt landsstýrismannin akkurát hví tað er at hendan heri at tað her uppskotið skuldi útsett veðurlagspolitikkin hetta er ein lóg sum hevði ásett tað málið sum mann vil minka útlátið við og so eisini sett ja tarið tariðkisætlanaragongd sum jú onkursvegna kanska kann mann siga longu liggja orðaðar í ísnir veðurlagspolitikkinum hjá landsstýrismanninum við sínum ætlað sær at leggja lógaruppskot við og eina tíðarplan og eina strategi so hví skuldi tað seinka tað prosessina og harumframt so kundi eisini hvussu mær spurt landsstýrismannin um tað kann væntast at øllir lógaruppskot verða løgd saman við tí politikkinum sum verður løgdur fram her í løgtingi við

harra formaður ja hví tað verða útsett tað er tí at hetta uppskotið sum vit viðgera í dag er ikki eitt lógaruppskot hetta er eitt uppskot til samtyktar sum heitir á landsstýrið um at gera eitt lógaruppskot tað lógaruppskotið er ikki klárt tað sum er klárt er eitt uppskot til samtyktar tað vil siga at við hetta verður samtykt so kann eg ikki koma í løgtingið við uppskot til samtyktar tí løgtingið akkurátíð samtyktar gera st skal verða lóg og og og og tað sum eg lagt flokkan er uppskot til samtyktar htað a iki lógaruppskot hetta er heldur ikit lógarupskot ti tíðeri sigur tað at at vist hetta bleivur samtykt so má eg bíða við at koma við mínum til ti gjørtit lógaruppskot tí løgtingið tá hvur samtykt

bjørt samensen takk fyri at tað er nokk so umráðandi haldi eg at landsstýrismaðurin gongur á odda at rætta hondina út og royna at falla flokkar við vera konstruktivur royna at at fevna um eisini tær ungu tingfólkini sum koma við ambitiosum uppskotum her tí at vit kunnu risikera enda í tí støðuni at landsstýrismaðurin kemur at gera tað sama sum onkur landsstýrismaður undan honum hevur gjørt tí fari eg at spyrja landsstýrismarmurin hvat ætlar hann at gera ítøkilig fyri at lukkast við veðurlagspolitikkinum til dømis kann hann nevna nøkur lógaruppskot hann ætlar at koma við heilt skjótt soleiðis sum flyta nakað í mun til tað grøna orkurskiftið kann landsstýrismarmurin vera eitt sindur ítøkiligur kanska brúka tað hjartablóðið hann hevur í mun til orkupolitikk og fortelja hvørja visjónir hann hevur ella í øllum
fór at siga konkret hvat hann ætlar at koma við fyrst takk
helgi abramsenharra formaður ja alfto fyrsta uppskotinum ta er elveitingarlógin sum skal tillagast samband við tað at at vit er við at gera ein avtalu við sev um hvussu ella tjena semju við sev um framtíðar orkuútbúggingar hervurd postótirnevndin náttúrumarkvøldslógina hon hon tók longru tíð enn eg ætlaði tí aæt tað var ikki semja í samgonguni um um alt í henni heldur ikki undanfarnu samgongu tí havi eg tikið broytt hana øgiliga nógv fekk eina framløgu av henni í tað var tað í gjár ella fyrradagin tí nýggja útgávuni og og tað er ætlanin at tað skal koma á ólavsøku so tað er hvussu tvey tvey mál annars liggur ein listi við veðurlagspolitikkinum aftast við nøkrum lógaruppskotinum kunni
darhesin ætlanin er at broyta takk fyri ja so er tað bjørt samuelsen ger so væl
eg fái hug at byrja við teimum síðstu orðini hjá landsstýrismannum at segð har liggur ein listigvur lógaruppskot í tí veðurlagspolitikkinu sum bleiv framlagdur men sum vítt eg hoyrdi landsstýrismannin so segði hann at hetta er eitt uppskot frá hesum her bólkinum sum sita í arbeitt í veðurlagspolitikkin og at tað ikki var hansara egna útspæl men visu vit skuldu taka tað sum at tað er ein listaligur lógaruppskotan fer at koma við so so vita vit í øllum førum tað so er tað rættiliga ambitiøst og tað verður spennandi tað skal hann fáa stuðul til at arbeiða við harra formaður tað er nokk so umráðandi í dag at fara aftur til byrjanina tá ið løgtingið byrjar at arbeiðat við orkpolitikki tí at vit mugu tryggja at hesu ferð verða tingini gjørd ein slíkan hátt at at mann røkkur málinum vit hava øll hoyrt nógv um hetta her lógaruppskotið sum eisini nei uppskot til samtyktar sum eisini verður nevnt í lógaruppskotinum í hesum uppskotinum til samtyktar tað uppskotið frá tvey túsund og níggju og nú var eg sjálv umboði fyri tjóðveldið sum legði tað fram tað var eitt umboð fyrá hvønn flokk og tí føli eg meg kanska itt sindur skyldu eisini at at tað verður við til at lagt uppskot fram sum ikki bara mál men viljin var øgiliga góður tá til at gera nakað ítøkiligt tí vil eg eisini gjarna siga nakað um ati arbeiðið byrjar langt áðrenn tað tað byrjar í tvey túsund og átta í teimum ger skjótt seti seir og tunga takið sum verður titikið til undir kærsamgonguni ug mann fær tá eitt katalog ella tann fyrsta bóklingin um hvørji átøk mann kann gera fyri at sleppa til ella fyri at kunna fara inn á tað grøna orkuskiftið olumleggja allar føroyar annikuolsen er so tann sum tekur við sum landsstýriskvinna hon setir stórt arbeiði í gongd í veðurlagspolitikkinum hon hevur ein ein bólk sum arbeiðir við sum arbeiðir viðja tað er vinnavn haldi jú sev og og tað er eisini ein politiskur fylgibólkur til forceliga onnur og tey koma so við einum boði upp á at er ein niðurskoðuppá tjúgu prosent í tjúgu tjúgu er realistiskur í mun til útlap tvey túsund og fimm men á vári í tvey túsund og níggju tá hevur løgtingið samtykt eitt annað uppskot til samtyktar frá tjóðveldi longu tá er viljin øgiliga góður til at ganga saman um hesi tingini og hevði mann bara fylgt tíð tí tað er ógvuliga ítøkiligt um at mann á fíggjarlógini hvørt ár skal seta pengar av til hetta her mann skal leggja eina ætlan fyri hvussu mann kann fáa vinnuna innvolveraða mann skal leggja enin ætlan fyri bjálving mann skal legja ein ætlan fyri orkusparing mann skal leggja eina ælan fyri menninga og grønam orkukeldum so frframeftir tað sama verður so í í veðurlagspolitikkinum anikaolsen sum er partur av tí arbeiðinum sum hetta her uppskotið sum eit hønn ok leggur fram ella flokkan leggja fram í felag kann mann siga har vóru fýra átøk steggirí og í tinginum koma so tvey átøksøkir afturat so tað er seks tilsamans og tað er so alt sum upphiting og og flogferðslu og skip og og og og eg haldi tey sum komu afturat vóru nettupp menning av grønum orkukeldum og so upplýsing til borgaran sum mann kann siga at mann hevur havt alt apparatið klárt og man man byrjar rættiliga tíðliga við at vera rímilig ítøkilig hvat mann kann gera hví er mann so komið so stutt eg má bara siga akkurt sum her eg haldi sum tað ser ikki at løgtingis vitji eg haldi at at at tað er tey útinnandi landsstýrisfólkini sum ikki hava fingið tann politiska stuðul ikki havt nóg stóra handlukraft ella ikki altso tey hava simpltenikki havt tann vindindi seglin sum skuldi til í summum førum skiftandi alt eitt hvør siti har hevur tað simpulten verið manglandi orka sum man hevurbúkt orkuna uppá onnur ting tað meini eg veruliga um mann hevur her í tinginum enn ikki havt landsstýrisfólk sum komu við ordiliga ambitiøsum málum og har mann hevði møguleika fyri at taka støðu til nøkur kanska eitt sindur trupul politiskt mál tí eg haldi g eisin aðvar ein avbjóðing at mann heilt forbyrjan av og ikki vildi hava hetta við gularóta og písk við tað skuldi havt verið att skenda átaksøki men tað noktaði onkur fyri at fáa við tað komu ikki við í semjuna tað haldi eg sjálvandi t átti tí vit vitað at tað einki sum flyta tingini skjótari enn ein einfíggjarligur fyrimunur er øgiliga effektivur í mun til at fáa fólk og og vinnu og onnur at leggja um eg taki hasi tingini fram harra formaður tí eg haldi tað er so umráðandi at mann ger tingini øðrvísi hesi ferð tá landsstýrismaðurin legði fram niðri á hotohafniðan nú ein dagin so var ein dá ein mynd í framløgum hjá honum av hasum bunkanum av álitum sum er gjørd síðani tvey túsund og átta altso bunkin er so stórur og nú kemur eitt álit afturat og eg má bara siga at eg altso eg havi spælt nógvar kamelarar innan fyri orku og grønan umhvørvispolitikk hesi árini at sita á tingi tað besta besta sum er hent er faktiskt at í dag eru nógv fleiri politikarar valdr á ting sum vilja hetta her tað eru tað størsta framstigið higartil og teirra millum sjálvandihervør posdóttir og ingilen ditisenstrøym tað haldi eg tað sterkasta tí tú flytur einki í politikki uttan tú ert minst seytjan í tingsalinum men vit hava brúk fyri øgiliga ambitiøssumni landsstýrisfólkum og eg vil bara gjarna líka harra formaður sleppa send eina heilsan til landsstýrismannin í orkumálum at hann má vera sera ítøkiligur nú og arbeiði skjótt tað hevur eingin politiskur fundur verið við flokkarnar síðan hendan samgongan tók við um um orkumál so eg fari veruliga at at seta eit in
ikki fram um at mann nú sleppur til arbeiðis allir flokkar saman sum mann gjørdi tá
hrr poshatdur fórhottra viðmerking takk fyri har formar at dreingin ið vi um at bjørtibjørt samelsen hevur stríðst nógv fyri umhvørvinum og náttúruni og veðurlagnum meðan hon hevur verið politikki ogr eisini sum hon sjálvsagt havt ein stóran leiklit í títí uppskotini sum bar gjørt í tvey túsun og níggju og tað er sjálvandi eitt uppskot sum var øgiliga gott og tað vór øgiliga stórt tá so eg hldaðvar gott at vit fekk eina ígjøgnumgongd av tí arbeiðinum men neg hugsaði kanskat bjørt sámessun kundi huglegda eitt sindur um tína framyvir hva hvussu vit nú skulu bera okkum av
politiskt takk fyri
takk eg haldi at vit skulu seta okkum vit skul vera øgiliga ítøkilig við tá ið vit skulu hava vit burdu til dømis í dag havt í minsta lagi tjúgu fleiri vinbilnir enn vit hava pompuskstarríki átti langtsíðani at verði komið vit áttu havt til dømis tá ið niðurgangstíðirnar vóru í níggjutíggju ellivu hví bjálvaði mann kki alla almenna bygningar tá sum eitttiltak har mann bæði skapti setti arbeiði í gongd og samstundis spardi tonsattana tons og milliónir av krónum í olju alt hetta við almennum bygningum sovíðari tað er so spakuligat við at koma í gongd ella kom spakulig gongd við at eitt krav til nýggjar bygningar undir undanfarnu samontað gongur so forferdiliga spakuligt so nú má man vera øgiliga ítøkiligur og mann má mann má vera sterkur mann má tora eisini at taka nøkur tøk sum kanska kosta itt sindur her og nú og kanska pína eitt sindur her og nú men sum mann veit vinnurseg ger tey stóru lopini longri o frammi
og sum so eisini ger at bæði vinna og borgarar kunnu leggja um up á ein máta sum er fíggjarliga til fyrimuns fyri tey bæði uppá stytstri og longri sikt ikki minst takk fyri soer tað annika olsen sum fær orðið ger so væl
takk fyri harra formaður tað er altíð hugaligt at hoyra bjørt samuelsen hugleiða um orkupolitikk og veðurlagspolitikk okur hava arbeitt saman leingi og í nógv ár um hetta málið og sum bjørt samelsen eisini undanfarna tingkvinna huglatið um so var tað sjálvandi um tíðina aftur í tvey túsund og níggju má siga tað at eg eri samd við bjørt samuelsen í tí at skiftandi landsstýrisfólk hava í dengradsviki veðurlagsmálini og veðurlagspolitikk og orkupolitikk og egentiliga hava okur ofta umrødd hett her við ábyrgd landsstýrismanna og sovíðari uppskot til samtyktar hava kanska ikki líka tungt vegandi rættsvirkna sum ein lóggáva men egendiliga kann mann siga at skiftandi landsstýrisfólk hava skúgvað sínar skyldur til viks soleiðis sum orðaljóði er í ábyrgd landsstýrismanninum tað er øgiliga harmiligt haldi eg eiltr øgiliga harmiligt mann er komin har til at mann ikki verðir eitt uppskot til samtyktar so skaldi a mann skal bara strika tað úr úr løgtingsarbeiðinum sor eingin grund til at hava uppskot til samtyktar missu landsstýrisfólkini ikki leggja lag í at fylgja uppskotinum til samtyktar so e tað tíðarspilla í mínum hugaheimi og tað er ein vanvirðing fyri tí arbeiðinum og tað orku og tað sál sum okur øll løvdu í arbeiði aftur í tvey túsund og níggju og eg má siga at hetta er eitt av mínum hjartabørnum tí at eg eri kanska tað fyrsta málið sum eg kom at arbeiða við sum landsstýriskvinna tveyogtretivu ara gomul tá so sjálvandi fyllir tað øgiliga nógv í mínum hugaheimi eins væligt at ger hjá teimum ungu tingkvinnunum her nú og hjá bjørt samulsen og øðrum sum hava verið her bjarni kárason eisini ungur tingmaður sum sum eisini er øgiliga áhugaður í hesunm her og tað er øgiliga hugaligt at at hoyra tey og tað er eisini tey sum sita inni her í dag her sita tvey fýra seks við røðararnum sjálvum inni í tingsalinum og umrøða hetta sera sera týdningarmikla mál meðan tingfólk eru kanska farin til húsar og njóta tað góða veðrið tað haldi eg er ein sovorðnur devs respekt egenlliga fyri hesum málinum og vísir bara hvussu lítla virðing mann hevur fyri tí eg haldi t hetta her er so ræðuliga áhugavert eisini fyri føroyar búskaparliga at okur kunna flyta okkum yvir í ein grønan búskap at okur kunna fáa meira grønan vøkstur kunna fáa meira innovatión kunna fáa meira gransking og kunna kapa leiri tarvsstarvspláss innan fyri innan fyri hetta økið vilstu okur bera okkum rætt at her eru so nógvir møguleikar í at leggja um til grøna orku vsttaka tann orkumessiga partin og okur diskutera øgiliga ofta hetta her við at gera langtíðar íløgu ætlanir um um tunlar og vegur og brýr og og hús og heiv og sovíðari men hví gera okur iki ein eina veruliga langtíðarætlan fyri orkumál seta nøkur set eina eina munagóða játtan av á hvørjum evi eri til einasta ári soleiðis at okur kunna røkka málinum tí eg trúgvi ikki at okur koma á mál vist okur ikki seta pengar á fíggjarlógina og mær vitandi hevur mann ikki sett eina krónu av til orkumál síðan tær fimm milliónirnar neyðar fimm milliónar sum blívu settar tá í tvey túsund og tíggju á fíggjarlógina tiltil gransking og innovatión í orkumálnum tað er minkaði kanska lítið sindur árið eftir tí ati okur rakti eina øgiliga øgiliga djúpa akrepputá men síðan tá er er tað bara fjarað burtur og eingir pengar eru settar av á á fíggjarlógina eitt annað sum eg haldi er øgiliga áhugavert tað er hetta her við við við

ljóð dálkingin visti mann kan kalla tað soleiðis at okur fáa flutt okkara skipaflota yvir at kunna taka ímóti landstreymi tað hevði veruligani fluttið nakað á tí á tí sporinum sum okur kalla fyri spor tvey tú liggur við kaiy um næturnar tí tað dugir liggur og larmar og umskipar og og og landar og so víðari at fáa flutt tað veruligani tað hevði tað hevði gjørt nøkur alvorliga góð stig á á sporð tvey sum eisini hevði kunnað javna streymin og gjørt tað at okur kunna fáa meira vind inn á netið so tað haldi eg absolutt at landsstýrismaðurin skal gera sum eitt tað fyrsta tað er at fáa eina lóggávu um ølandstreym sol eist togkunna
gera nøkur góð átøk har
takk fyri bjór samuelsenina við meg ikki ja takk fyri ja gott annað góðlsen at vera aftur á snara økinum tað blívur sjálvandi at sørja viðfølisi tí at mann tá gjørdi fleiri samtyktir sum mann so ikki í hvussu stóran mun ikki hevur hildið seg til men tað var nú ikki mín ætlan at leggja eftir landsstýrisfólkunum tí tey hava veruleikanum skiftandi gjørt frágreiðingarsóður tey hava kanska manglað uppbakning og tey hava kanska manglað tað politisku styrkina sum skal til sum mann ofta manglar við sum mann ikki hevur nóg stór undirtøk so eg ætli at spyrja hann góða hvussu hon heldur at hesin landsstýrismaður skal bera seg at søk at tað ikki blívur seym seym at vit ikki aftur bara skulu hava frágreiðingar og samtyktir
eeru góðan vilja og so drukna alt og í heitari luft har nær sagt hvat heldur annið golsýni týdningarmesta landsstýrismaðurin kemur við nú soleiðis at vit verða
lyta okum fraaniolentakk fyri harra formaður og takk fyri viðmerkingina nei sjálvandi et ikki bara eitt einstak landstýrsfólkt er jú ein ein samla skipan eitt ella annaðstað ella samla landsstýrið sum sum bakkada upp og fíggjarmálaráðharinum sum eisini skal verða við til at lyfta oog síggja tingini og týdningin av av tí sum mann ger men tað sum landsstýrismaðurin eigur at gera nú eg trúgvi hann eigur at seta ein politiskan fylgibólk sum okur gjørdu tá h og eisini at koma við nøkrum ítøkiligum uppskotum og at fáa landsstýrismannin í fíggjarmálun við upp á hetta at fáa sett nakar pengar av á fíggjarlógini og at fáa nakrar stuðulsskipanir íverk tað trúgvi eg er er øgiliga viktigt og hyga okur eftir listanum í hesum orkupolitikkinum sum nú er lagdur fram so er tað meginparturin av lóggávuni tað er landstýrismaðurim í vinnumálum sum skal gera og landsstýrismaðurin í fíggjarmálanum sum hevur altheta er við mvg og stuðulsskipani og sovíðari so teir báðir eru stórir lyklapersónar men eg trúgvi vistu hvussu kundi gjørt alt umaftur okur høvdu jú góðar góða trygv til at uppskot til samtyktar
var tað rætta tað var tað so bara at víkja at tað var tað ikki so eg trúgvi um at gera tingini eitt sindur øðrvísi hesa ferð ja so er tað
ingilín ditrisen strøm ger so væl jatakk fyri takka fyri tað orðaskiftið sum hevur verið í dag eg haldi ati samanumtikið so kunnu vit faktiskt gott siga at umboð fyri allar flokkar í øllum førum gjarna vilja minka um útlátið vilja seta sær eitt mál og vilja gera tað sum ella í øllum førum sum vit hava hoyrt í dag vilja gera tað sum tað krevst at at minka um útlátið so tað er jú sjálvandi gott tú kansk ka verið eitt sindur av iva um hvussu mann skal skipa tað arbeiðið men tað vísir seg at viljin er har í øllum førum í orðum øvit hava gjørt okkum royndir t hava havt ein eitt uppskot til ella ja ein veðurlagspolitikk sum ikki bleiv veruleiki tí er tað umráðandi at vit skipa arbeiðið á nýggjan hátt hesi ferð grundin til at vithervur posdóttir og eg hava lagt hetta her lógaruppskotið frá ella hetta her uppskotið fram um at vit gjarna vilja hava málið skipa í einari veðurlagslóg tað er jú tí at mann hevur fingið eitl annað skepsis um ja um politikarar vilja veruliga viljað tað sum tey siga seg vilja og tað er ikki ein skepsis sum ernakað serføroyskt altso hetta vit ikki hava rokkið teimum málunum sum vit settu okkum í veðurlagspolitikkinum tvey túsund og níggju tað er ikki nakað sum er serføroyskt tað er nakað sum mann sær um allan heimin um allan heimin hækkar útlátið og tað er ikki fyrr enn nú at mann byrjar at síggja og snakka um at politikarar og onnur hava snakkað um í øgiliga langa tíð at vit skulu minka umládu og vit øll eru góð við náttúruna men roynt faktiskt so er einki pettinhent og tað er líka sum tað sum eisini liggur aftan fyri hetta her uppskotið og grundin til at man mann vil hava tað bindandi í einari lóg tí tað er alvorligt tað er alvorligt sjálvandi tá mann ikki fylgir einum uppskoti til samtyktar um ei veðurlagspolitikk men tað er eisini alvorligt tá vit hyggja eftir hvørjari ja hvørjar avleiðingarnar vera vist vit ikki líkasum leggja um og vist vit ikki taka lógvatak saman við restina av heiminum og minka okkara útlát og koma tí til lívs fullstendiga eg havi ikki hoyrt so nógv argumentir fyri hví vit ikki skulu skipa hetta málið í lóg vit eru øll samd um at vit skulu hava ein veðurlagspolitikk at vit skulu minka um okkara útlát og eg havi í dag ikki hoyrt nøkur serliga haldgóð argumenti fyri hví tað ikki skal skipast í einari lóg eg haldi tað var helgi abramsen sum segði í ella eg veit at tað var helgi abramsen men eg haldi at hann segði ta í útvarpinum atgrundin til at mann ikki vildi skipa tað í einari lóg tað var tí at tað var forbindandi og at vit síggja t stjórnur aðrastaðni koma í trupulleikar av at hesar lógirnar gera málið um útlátsminking forbindandi og tað er akkurát tað sum vit ynskja vit ynskja at málið skal vera bindandi annars er tað eingin meining í at seta sær nøkur mál annars so verða tað sum vit bestemma okkum fyri at vit skulu fullføra her í løgtinginum bara politiskir dreymar sum vit kunnu snakka um og viðgera málsliga og ja also droyma um onkursvegna og tað er jú ikki tað sum vit vilja her tað veit eg at vit øll eru samd um ja men samanumtikið so vil eg nú geva hesum uppskotnum eina góða viðgerð í rættarnevndini har sum eg eisini eri umboðað saman við hervur posdóttir sum er hin uppskotstillara stillarin
sog takka fyri viðgerðina í dag ja takk tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskiftið endað og hetta málið verður beint í rættarnevndina til víðari viðgerð vit eru so komin til framløgu skal boða frá at trivnaðutrivnaðarnevndin hevur lagt álit fram í løgtsmáli nummar fýraogtrýss tað er uppskot til løgslóg um broytingí løgslóg um húsalandsgrunn víðkan av stýri heimild at útvega luíbúðir veita ráðgeving um alternativar byggihættir økt lánsheimild til bústaðarbygging heimild at stovna partafeløganna og trivnaðarnevndini hevur eisini lagt álit fram í løgtinsmál nummar níggjuogfýrs tað er uppskot til løgtinslóg um broyting í løgtslóg um barnavernd barnaverndarlógin ferðaútreiðslu í samband við samveru við uppihalda stovni uttanlands hesi málini koma so til aðru viðgerð í næstu viku tað eru ikki fleiri mál til henda fundin tingfundur verður aftur í morgin hósdagin átjanda mars klokkan tíggju og tá er skráin hendan fyrsta viðgerð av løgsmál nummar hundrað og fimmogtjúgu uppskot til samtyktar um føroyskt undirvísingartilfar í landbúnaði er tað fyrsta málið síðani fyrsta viðger av løgsmáln nummar hundrað og áttaogtjúgu tað er uppskot til samtyktar um samanhangandi tænastuveitingar frá tí almenna fyrsta viðger av løgtsmálinummar hundrað og tretivu upskot til eykajátanar løgtslóg fyri tvey túsund og einogtjúgu síðan er tað løgsmálið hundrað og einogtretivu sum kemu til fyrstu viðgerð uppskot til samtyktar um at leggja avgjald á óvirkaðan fisk hetta málið verður beint við vinnunevndina ja síðani er tað tvey mál sum varð viðgjørd undir einum tað er løgsmálnumar hundrað og trýogtretivu uppskot til samtyktar um tilráðingar frá norðurlandaráðnum í tvey túsund g nítjan om frágreiðing um virkiráðsins í tvey túsund og nítjan og fyrsta viðgerð av løgtnsmálinumar hundrað og fýraogtretivu uppskot til løgtislóg um tilráðingar frá norðurlandanu í tvey túsund og tjúgu og um frágreiðing um virkirásið í tvey túsund og tjúgu og síðani er tað fyrsta viðgerð av løgtinsmálinum hundrað og seytjan tað er uppskot til samtyktar um fíggjarpolitiskt regluverk framløga er eisini á skránni so er hesin fundur lokin